tingfundurin er settur viðfari til dagsskránna í dag seytjunda februar og fyrsta málaskrá er tað er tað málið at landsstýrismaðurin er umhvørvis og vinnumálurin helgi ábrambsen fer at leggja fram tingmál nummar f strika tvey tvey túsund og tjúgu tað er ein frágreiðing sambært grein einoghálvtrýss stykki fýra í tingskipanini um alivinnuna og helgi abrahamsen
harra formaður sum landsstýrismaður í umhvørvisog vinnumálum undir hesum alumálum leggi eg við hesum fram frágreiðing um aluvinnuna sum upplegg til eygalorðaskifti í løgtinginum frágreiðingin lýsir støðuna í aluvinnuni avbjóðingar og møguligar og møguleikar átøk sum eru sett í verk eftir at alilógin varð broytt í tvey túsund og átjan umframt framtíðarætlanir endamálið við frágreiðingini er at geva løgtinginum høvi at viðgera viðurskiftini í alivinnuni í frágreiðingini eru øll týðandi viðurskifti viðvíkjandi alivinnuni lýst so fullfíggjað sum gjørligt innan fyri teir karmar sum ein slík frágreiðing setur

harra formaður alivinnan virkar sum onnur vinna undir ávísum givnum kørmum og fortreytum so vinnan skal laga seg eftir undir hesum millum annað lógarkørmum náttúrugivnum kørmum sum kunnu hava við sær bæði møguleikar og avbjóðingar frá náttúrunari hond hava føroyar sum avlið tjóð fyrimunir fram um aðrar havið við føroyar við firðum og sundum eru millum heimsins best egnaðu at ala í við reinum havi vardum firðum og sundum við góðum vatnútskifti og vatngóðsku eru lívfrøðiligu fortreytirnar fyri aling av laksi og aðrari aling so sum tæra sera góðar føroyska alivinnan hevur ment seg til at vera ein hornasteinur undir føroyska búskapinum og vælferðarsamfelagnum eg fari at umrøða eg fari ikki at umrøða øll tey viðurskifti sum verða lýst og viðgjørdu frágreiðingini men farið við støði í frágreiðingini at umrøða hesi evni eitt lógarkarmar tvey búskaparlig viðurskifti trý avbjóðingar og fýra átøk framd síðani broytingina í alilógini tvey túsund og átjan og ætlanir um átøk harra formaður føroyska alivinnan hevur við stórum dugnaskapi megnað at gera nýtslu av teimum fyrimunum sum føroyar hava frá náttúrunar hond sum altjóða sum alitjóð og hevur við áhaldandi menning gjørt raksturin meira effektivum og minka um lívfrøðiliga váðan tað hevur ment føroyar til ein av heimsins fremstu alitjóðum seinast við risastórum íløgum í aling á landi av størri smálti sum minkar munandi um lívfrøðiliga vágan og ger nýtsluna av aliøkjum meira munadygga lógarkarmar sum løgtingið og landsstýrið gera hava eisini viðvirka til at vinnan hevur kunnað gjørt nýtslu av góðum náttúrugivnum fortreytunum lógarkarmarnir viðvirka til at skapa tryggleika um loyvisrættindi og hava loyvt ælarum at arbeiða langskygd við menning umframt á sr hesir lógarkarmar hava skapt betri grundarlag fyri fígging og burðardyggum tillagingum í vinnuni eisini hava reglurnar um at undantaka øll onnur loyvi enn vinnulig alilaksloyvi laksa aliloyvita frá oygaraoygaraavmarkingini og avmarkingini frá útlendskum kapitali skapt betri møguleika fyri at menna nýggja tøkni og nýggj aliøki eitt nú innan ofsøaling og tæraæling stóra frambrotið at menna føroyska alivinnu varð framt við nýggjum reglum í tvey túsund og trý um sjúku fyribyrging ella sjúku fyribyrgjandi rakstur av alibrúkum eisini nevnt rakstrarkunngerðin har vinna og myndugleikar í tøttum samstarvi settu í verk heimsins strangastu veteroneruð reglur og eina framkomna eftirlitsskipan meginreglurnar í rakstrarkunngerðini hava verið nýttar síðani fyrsta kunngerðin kom eftir hesum megreglum er krav um sundirskiljing millum árgangir brakklegging av alifirðum millum millum iumfør ein bert ein lagsælari á hvørjum ælifyrði umframt umfatandi eftirlit og skipaðar royndartøkur av at kanna fyri sjúku hesar meginreglur hava avgerandi týdning fyri at fyribyrgja og niðurberja sjúku og sjúku spjaðing harumframt eru reglurnar í umhvørvislógini um umhvørvisgóðkenning og umhvørviseftirlit av alstórum týdningi fyri at forða fyri dálking av alvinnuni ella frá alivinnuni við broytingini í alilógini í tvey túsund og átjan vórðu reglurnar um oyðaraavmarkingar og útlendskan oyðaraskap gjørdar greiðari latið latið varð upp fyri møguleikum at lata nýggj loyvi til til alternativa æling so sum tærraæling og ovsjór ling og fingurnar vóru greiðari heimildir at stýra veing við útjóðingarumførum heimildir í alilógini at stýra loyvisveitingini við útbjóðingarumførum eru nýttar í sokallaðu

sum ásetir mannagongdir fyri hvussu nýggj aluloyvi verða latin og í sokallaðu útbjóðingarkunngerðini sum millum annað ásetir hvørjir firðir kunnu leggjast út til miymisku sløgini av æling við støði í hesi hesum nýggju kunngerðinum var millum annað skipað fyri einum útbjóðingarumfari av fimmloyvum til tærra æling

rakstrarkunngerðin varð eisini dagførd munandi í tvey túsund og nítjan og broyting varð eisini gjørd í lúsakunngerðini soleiðis at lúsa markið fór fór úr eina komma fimm niður í eina komma null kynsbúna hvønn lús perlaks fyrsta juni tvey túsund og tjúgu og fyrsta juni tvey túsnd og einogtjúgu fer hetta markið niður án null komma fimm hóast tað við lógin og tilhoyrandi regluverkið grundleggjandi eru skaptir góðir lógarkarmar um alivinnuna er neyðugt áhaldandi í samstarvi við við vinnuni at menna og tillaga lógir og regluverk so hvørt sum fortreytirnar í vinnuni broytast harra formaður tað gongur væl í alivinnuni nógva virksemi í alivinnuni sæst aftur í vøru útflutninginum og skapar eisini nógv arbeiðspláss kring landið umframt at kasta av sær til almennu kassarnar tøkan av laksi í tvey túsund og tjúgu var áleið trýoghálvfjerðs túsund tons í krútari vekt ið er naið er nakar lægri enn í tvey túsund og nítjan sum var tað hægsta nakrantíð hóast tað er heldur óvist hvussu stór framleiðslan fer at verða í tvey túsund og einogtjúgu so er sannlíkt at hon verður verður hægri enn í tvey túsund og tjúgu bjartskygda boðið er at framleiðslan fer at vaksa úr tíggju prosentum vaksa umleið tíggju prosent meðan eitt meira svartskygt boð er at framleiðslan í tvey túsnd og einogtjúgu øki seks prosent í mun til tvey túsund og

vøksturin komandi árini skal koma av at stóru íløgurnar ið verða gjørdar í smoltstøðir á landi seinnu árini fara at síggjast aftur í framleiðslutølunum í tvey túsund og nítjan varð samlaða samlaði vøruútflutningurin úr føroyum áleið níggju komma fimm milliardir krónur av hesum stóð lagsa útflutningurin fyri góðum fýra milliardum krónum ella nær um helmingin av føroyska útflutninginum hinvegin verður eisini gjørt vart við at tað er ein vági fyri føroyska samfelagsbúskapin at ein vinna stendur fyri helmenninginum av samlaða útflutningsvirðunum

tað ger at føroyski tað ger føroyska búskapin viðbreknað skuldi nakað hent ið gjørdi at tað fór at ganga illa í alivinnuni

beinleiðis inntøkur landskassans frá alivinnuni liggjað um góðar hálvar milliard krónur árliga alivinnan hevur í tíðarskeiðnum tvey túsund og fimtan til vey túsund og nítjan goldið knappar tvær komma tvær milliardir krónur í skattum og avgjøldum til landskassan lági marknaðarprísurin og avbjóðingarnar á heimsmarknaðinum vegna kv nítjan fara sannlíkt at hava við sær at inntøkur landskassans frá alivinnuni vera lægri í tvey túsund og tjúgu enn upprunaliga mett búskaparliga hevur gongdin í føroysku alivinuni verið framúr góð seinastu árini í alt hava tey trý alifeløgini bakkafrost mv og luna umsett fyri góðar tveyogtjúgu komma fýra milliardir krónur seinastu fimm árini harumframt eru íløgur gjørdar fyri góðar níggju komma tvær milliardir krónur og tvær komma sjey milliardir krónur eru útgolnar í vinningsbýti løntakaratalið í alivinnuni er vaksið frá at kalla ongum í nítjan hundrað og fimmogfýrs til yvir túsund løntakarar í tvey túsund og tjúgu hetta sama tíðarskeiðið er løntakaratalið í fiskivinnuni á sjógvi falli við meira enn einum helmingi sostat er vinnu bygnaðurin í føroyska útflutningsbúskapinum broyttur grundleggjandi eins og talið á løntakarum eru lønlønargjaldingarnar í alivinnuni vaksnar munandi seinastu fimtan árinií tvey túsun og nítjan vóru yvir fýra hundrað milliónir krónir útgoldnar í lønum hóast tað so er alivinnan tó langt aftan fyri fiskivinnuna hvat lønarútgjaldgviðvíkur

hetta hóast løntakaratalið í alivinnuni er um at vera tað sama sum talið á løntakarum í

harra formaður tað er eisini ein avbjóðing í føroysku alivinnuni ella nógvar avbjóðingar náttúrugivnir fortreytirnar hava eisini avbjóðingar við sær millum annað at føroyska strandaøkið við vardum firðum og sundum er lítið og her er ikki sum eitt nú í norra stór strandaøkið við nógvum stórum og djúpum firðum avmarkað sjóøkið til vinnuliga æling ger at tað ikki er langt ímillum alibrúkini og hevur tað við sær størri vandar fyri spjaðing av sjúku og lús konsentrerað æling á einum avmarkaðum sjóøki elvir somuleiðis til trýst á umhvørvið og setir hetta sostatt stór krøv til tær skipanir sum skulu forða fyri og niðurberjasjúku og lúsáspjaðing og tryggja vernd av umhvørvinum at føroyska strandøki er lítið skapar harumframt avbjóðingar viðvíkjandi framhaldandi framleiðsluvøkstri í longdini tí vøksturin kann ikki koma frá nýggjum loyvum á teimum vardu firðunum sum í dag allir verða nýttir til vinnuliga æling tað setir krøv um at verandi aliøki verða nýtt optimalt og at tað verður miðað eftir at nýta nýggj øki á meira harðbolnum økjum til aling undir hesum ofshor æling verandi samgonga hevur sett sær fyri at arbeiða við menning vøkstri og fjølbroytni av alivinnuni undir hesum at koma út á hav at ala og at hetta eigur og at hetta eigur til eina og hvørja tíð at verða gjørt á einum lívfrøðiliga ráðiligum grundarlagi framhaldandi framleiðsluvøkstur treytar vøkstur á verandi loyvum og ella á nýggjum loyvum og við nýggju nýggjari tøkni á økinum har tað higartil ikki hevur borið til at reka vinnuliga aling stórur partur av framleiðsluvøkslunum tey næstu komandi árini fer at koma frá betri gagnnýtslu a føroysku alifirðinum við at leggja størri part av framleiðsluni upp á land við aling av størri smálti samstundis er neyðugt at loysa tær fiskasjúku og umhvørvisavbjóðingar sum eru í alivinnuni til tess at tryggja eina effektivari og burðardyggari framleiðslu í longdini laksalúsin er størsta avbjóðingin í føroysku alivinnuni økttal av laksalús og lúsa viðgerðin viðføra strongd ið ger fiskin meira viðkvaman fyri sjúku og forða fyri vøkstri og tyngir búskaparliga myndugleikar og alivinnan arbeiða áhaldandi við at finna loysnir til áðurnevndu avbjóðingar laksalúsin smittar internt í alibrúkunum og tað og tað er fyrst og fremst ein avbjóðing hjá viðkomandi alara men laksalúsin í einum alibrúki smittar eisini onnur alibrúk og hetta er avbjóðingin hjá almennum myndugleikunum avbjóðingin er millum annað at seta hámark fyri tal av kynsbúnum hvønn lhúsum tal av viðgerðum og avleiðingar fyri smoltútseting sum umfarið verður upp um ásetta hámarkið soleiðis at hetta skapar størst møguligt sttrament til at alufyritøkurnar sjálvar hava áhuga í at halda lúsatalið so lágt sum møguligt seinastu fýra árini er fellið vaksið munandi soleiðis at føroyska alivinnan er farið frá at hava lægsta felli í heiminum til nú at liggja á nakað sama støði sum aðrar alitjóðir samstundis kann staðfestast at miðalvektuin á deyða fiskinum økist hetta fór við sær munandi størri framleiðslukostnað orsøkirnar til økta felli eru fleiri tó er neyvan nakar ivi um at meikaniska avlýsingin sum serliga hevur tikið dik á seg seinastu árini er til meginpartin av fellinum aðrar orsøkir eru sjúkur handfaring algur illveður og annað

tað er serliga tá laksur er illa fyri a sjúku sárum ella líknandi av stórt felli stendurst av merikaniskum viðgerðum tí hevur heilsfrølagastarvsstovan síðan í apríl tvey túsund og tjúgu álagt alarum at djóralæknin skal kanna laksin áðrenn merikaniska viðgerðin ella áðrenn merikaniska viðgerð og vátta fyri at fiskurin er nóg væl fyri til at tola slíka viðgerð

tað slepst ikki undan ávísari dálking frá alivinnuni men verða ikki rætt atborði kann tað fáa álvarsligar avleiðingar fyri umhvørvið og ikki minst djóraog plantulívið á fyrimum tað er tí av ovurhavsstórum týdningi at fyrilit fyri umhvørvinum verður raðfest høgt hóast kanningar eru gjørdar á og nærhendist aliøkjum í fleiri ár er almenna vitanin um umhvørvisstøðuna á firðinum sum heild avmarkað tískil royna vit at fáa tvega meira vitan um umhvørvisstøðuna á føroyskum firðinum á fíggjarlógini fyri vey túsund og nítjan játtaði løgtingið seks hundrað túsund krónur til millum annað at fáa sett skjøtul á arbeiði við árens metingum av firðunum eisini eru almennir myndugleikar og alivinnan farin saman at menna eina nýggja flokkingarskipan fyri tnbotndjór á føroyskum firðum skipanin skal brúkast til at meta um umhvørvisárin frá ælingini og verður eitt hent amboð afturat í amboðskassanum at tryggja eina burðardygga nýtslu av alifirðinum

harra formaður í frágreiðingini eru nevnd fleiri átøk sum eru framd síðani broytingina í alilógini í tvey túsund og átjan og sum ætlanin er at fremja eg skal taka tvey av hesum átøkum fram her nemiliga tæðra æling og ovshøræling alilógin varð broytt í tvey túsund og átjan fyri at geva rúm fyri at ala annað enn fisk og eftirfylgjandi varð rakstrarkunngerðin broytt við nýggjum reglum um tæðraæling gjørdist løgrløgfrøðiligur karmarnir um tílíkaæling greiðari tí frammanunta vóru ongar serligar fyrisitingarligar ásetingar ásettar reglur um tæræling og tað hava tí ikki verið givin sjálvstøðugloyvi til stíka æling hvørki á verandi alufirðum ella øðrum alufirðum í summum vórðu tey fyrstu fimm tæra í summar vórðu tey fyrstu fimm tæraluloyvini boðin út higartil eru trý teirra latin eitt á landi og tvey á sjónum tæræluloyvini skapa tryggari karmar um nýggju vinnuna og lat upp fyri størri framleiðslu

fyri at fáa besta prísin á altjóða marknaðinum er umráðandi at føroyski føroyski tarin kann verða útfluttur við vistfrøðiligari góðkenning landsstýrið hevur tí raðfest at hækka játtanina til heilsfrøðligu starvsstovuna sum í tvey túsund og einogtjúgu fer undir at fáa skipað í lag til vistfrøðiliga merking av tæra og tærra vørum sum verða góðkend í es og í usa mett verður at tað fer at kosta sjey hundrað túsund krónur at fáa eina vistfrøðiliggóðkenning av tæraæling í føroyum trý hundrað túsund krónur eru settar av til endamálið í tvey túsund og einogtjúgu harra formaður um nøkur ár eini fýra fimm ár verður helst møguligt at fara út á hav at ala tað er so nevnt ovskjøræling og longu nú er neyðugt at leggja til rættis fyri hesum føroyska alivinnan hevur stiðvíst flutt seg longur út á føroysku firðina í fjarðamunnunum er streymasjógvur við størri útskifting og útlát frá ælingini verður í størri mun fórt burtur frá sárbæru vistskipanunum jú longur útælingin fer tess minni verður somuleiðis s sjálvsmittan av laksalúsi føroyska veðurlagið og náttúra gera at føroyski ælarar nýta útgerð í í sterkasta klassi og arbeiða í umstøðum sum í útlandinum vildu verið klassað sum ofshør í mun til rák vind og av tí á flest øll aliøki í bera rakstur á føroyskum firðunum longu r eru gagnnýtt er stórir møguer stórir møguleikar í at flyta ælingina út um fjarðarmunnin og út á opið hav føroyskir alarar hava longu førleika á harbalanum økjum og aling á opnum havi gevur nærmóavmarkaðar møguleikar fyri vakstri treytað av at henda æling er burðardygd royndir verður eisini gjørdar við at ala á opnum havi í øðrum londum íløgurnar í eini ovshør alistøð eru sera stórari umleið ein milliard krónur fyri eini alistøð í framleið tíggju túsund tons av laksi útbúnaðurin kemur í stóran mun frá víðari menning av útbúnaði frá oljuvinnuni

við broytingini í alilógini í tvey túsund og átjan varð latið upp fyri at lata loyvi til aling á opnum havi í føroyskum sjóvørki eitt øki eystan fyri nólsoynna varð eftirfylgjandi sett av til millum annað ofshor aling landsstýrið ætlar at raðfesta ofskjarling heilt ítøkiliga eru ábendingar um at økið eystan fyri nólsoynna sum er avsett til havaling ikki er best egnaðr øki til slíka aling landsstýrið kannar í løtuni eitt øki tríggjar til seksfjórðingar úr grundlendingin í ein landnyrðing úr nólsoynni serliga serlig fyrilit skulu havast fyri streymi og aldum umframtað neyðugt er at tryggja at møgulig æling í hesum økinum í mist møguligan mun hevur ávirkan á annað virksemi í økinum um hesar kanningar staðfesta at hóskandi øki finst er ætlanir eru ætlanir um at broyta regluverkið soleiðis at tað kann avsetast eitt nýtt øki til havaling og at skipa fyri eini útbjóðing at tilluta slík loyvi í hesum sambandi verður eisini arbeitt við at gera broytingar í rakstrarkunngerini soleiðis at tað ber til at flyta laks frá li á firðinum til ofshør aliøki hetta var so mín øga á av hesum her til hetta eygalorðaskifti
so tað er takk fyri for mær ja takk fyri tað var so frágreiðing sum ælvindina og meiningina at hava aðal orðaskifti um hesa frágreiðingina næsta mikudag fýraogtjúgunda februar vit fara so víðari í skránni og nú koma vit til fyrstu viðgerð av løgtingsmál nummar fýraoghálvfjerðs tað er uppskot til samtyktar um at einans føroya fólk og løgtingi hava avgerðarrættin um hernaðar og trygdarmál í føroyum skal biðja um framsøgu fólk fyri fólkaflokkin er tað brandur sandoy fyri javnaðarflokkin er tað akseli handesen jaspur langoyr fyri sambandsflokkin og høgni heita fyri tjóðveldið belgjur stilisøvn fyri viðflokkin og kári nei orsaka bjarni kára sum petersen fyri framsóknin so fær brandur sandoy orðið
til viðgerðar eru eitt uppskot til samtyktar frá tjóðveldi um at einans føroya fólk og løgtingið hava avgerðarrættin í hernaðar og trygdarmálin í føroyum og tað eru tjóðveldi sum biður løgtingið um at heita á á landsstýri um beinanvegin at boða donsku stjórnini og altjóða samfelagnum frá at einans føroya fólk og løgtingi kunnu gera av hvat fer fram og hvat kann gerast í hernaðarmálum og trygdarmálum og í okkara egna landi sjógvi og loftrúmi tað er jú eingin loyna ati hetta hetta uppskotið kanska sprettur úr tí støðuni sum vit eru komin í sum land nú seinastu tíðina her summ vit hava fingið at vita at áhugi er fyri ati seta ein radara upp aftur í føroyum

øhtjóðveldi kallar hetta fyri ein hernaða radara í uppskotinum men vit hava fingið greitt at vita at hetta er talan er um ein lofteftirlits radara og ikki ein beinleiðis ein hernaða radara

er eyðsýnt ati at føroyar hava øgiliga stóran áhuga stórveldum føroyar hava sína strategisku plasering her mitt úti í atlantshavinum og tí vera vitinteressant í hesum í hesum høpinum aftur

og vit hava eina lóg og innan fyri hesa lóg um yvirtøku kunnu vit yvirtaka flest øll málsøkir sum eru felags fyri okum og og danmark øh í hesi lóg standa hernaðar og trygdarmál tó ikki at vera partur av teimum málunum sum kunna yvirtakast og tí fer mann so sjálvandi at spyrja sjálvan um so er at hetta her verður samtykt at vit skulu heita á landsstýrið um ati boða donsku stjórnini frá og altjóða samfelagnum frá at bara føroya fólk og løgting kunnu gera avhvat fer fram í hernaðartrygdarmáluni okkara egna landi ø um tað er í praksis at melda seg út úr tí felagsskapinum sum vit eru í í dag øh eg ivist ikki í at at fólkaflokkurin hevði sikkurt verið við upp á tað tað er iviskt í onga løtu í ømen nú er tað soleiðis at vit eru í einari einari samgongu við millum annað sambandsflokkin sum neyvan verður so øgiliga glaður fyri tað gangi eg út frá

frá mínari bekimring um tað sum hendir fyri tíðina tað er ikki gott nokk at vit sum land og vit sum fólk ikki hava fulla fult ræði á og fulla ábyrgd av okkara egnu egnu viðurskiftum og at onnur kunnu koma og taka taka ræði og siga okum hvat vit skulu gera og og og halda eg haldi sjálvur ati at hetta er eitt eitt eitt gott uppskot øh nú kemur hetta í uttanlandsnevndina eisini so har fara vit át viðgerðar tað við vælvild sjálvandi ø men vit hava trósalta veruleika fyri at halda okkum til har sum vit eru partur av einum einum einum størri felagsskapi og um so er at mann ynskir at sleppa burtur úr tí felagsskapinum so er so er tað sjálvandi ein ein møguleiki tað sum undrar meg eitt sindur tað er attá ið tjóðvelni leggur hetta her fram so siga teir millum annað í her eisini at skuldi nakað hent hernaðarliðið í føroyum í bretland metist um eina háttan

og so er tað spurningurin skulu vit so eisini boða bretlandi frá at viti at vit hava ræðu á okkara egna øki og at teir ikki eru vælkomnir hera at gera at gera nakra nakra atsøgn tað tað stendur so ikki í uppskotinum men men tað kundi mann kanska lisið út av hesum her tí tatað er tað er eitt sindur

at mann skal ráella at mann skal fráboða einarinasjón at vit hava vit hava ræði á okkara egnu viðurskiftum og so í sama sama uppskoti sigur mann at eg vitsk vat vit ikki vitað verið kríggj og hava ikki ræðið á tí allíkavæl tí so er tað bretland sum tað er grivið so men vit fara í uttanlandsnevndini at viðgera hetta málið við við vilja og tað er taðak
ja takk so er
ein viðmerking til bjarni kárasom petersen ger sovæltakk fyri harra formaður ja nú veit ikki um eg hoyrdi brandór dyr brander sandoy rætt men eg eg fekk tað inntrýstu at hann helt ikki at tann umrøddi radarin var ein militerradari ella ein hernaður radari øvissi tað ikki í tilføldi so haldi g at tað skuldi verið lag manni at við sjálvi høvdi ræði á og umsótu tann radaran við sæar skuldi verið ein men eg haldi ikki tað er tilfeldi eg haldi at ein vradari ella ein árlig vorðningu radari er ein militer radari og tí haldi g atta hetta her uppskotið er alneyðugt har næst so haldi eg eisini at mann man ansa øgiliga væl eftir nú tá vit diskutera hetta her at mann ikki fer at snakka um at mann hevur eitt samgonguskjala fyri at halda seg til um nú eru vit hóast alt í samgongu eg haldi hetta her málið strekkir seg so ræðuliga ræðuliga nógv longur enn um mann er í samgongu ella andstøðu hetta er nakað sum sum tingið í mest møguligan mun má hava eina breiða semju

ja takk fyri harra formaður tað eri eg púra samdur við bjarna kárasum petersen í at hetta er ikki eitt eitt mál sum eigur at sum eigur at klúgva tjóðina hetta er eitt mál sum vit eiga at standa samanum og tá ið tað kemur til hendan radaran sum er sum er í í spæl í løtuni so er hevur tað gingi greitt gre fram av tí samskift sum hevur verið at hetta er altso ein lofteftirlitsradari ikki fyri sovorðið ein ørligur radar men men ein radar sum sum skal kontrollera millum annað sivila
flogferðslu og annað takk fyri ja takk næsturnæstur
aksel ve johannesen javnarflokkin gersovæl ja takk fyrihara formaður viðgðer eitt uppskot til samtyktar frá tjóðveldi ella tingfólkum gjá tjóðveldi sum er soljóðandi uppskot til samtyktar um at einans føroya fólk og løgtingi hava avgerðarrættirni hernaðar og trygdarmálin í føroyum ásannandi at føroyingar eru tjóði ómissandi sjálvsavgerðarrætti heitir løgtingið á landsstýri um beinanvegin at boða donsku stjórni og altjóða samfelagnm frá at einast føroya fólk og løgtingið kunnu gera av hvat fer fram og hvat kann gerast í hernaðrarmálum og trygdarmálum í okkara egna landi sjógvi og loftrúmium soleis ljóðar áheitanin á landsstýri øh deila málið upp í tvey kamstúsiga tann løgfrøðisligi parturin og og tann politiski parturin taka vit tann løgfrøðisliga partin so so eri eg nokk so ivasamur um uppskotið fyrikki at siga at tað er ímóti uppskotunum tí ati tað er rætt at vit hava ein ómissandi sjálavgerðarrætt skilta á tann hátt at tað er eingin ivi um at tað er føroya fólk sum tekur avgerðina um vit skuldu gera broytingar í ríkisfelagsskapinum millum annað um vit skulu fara úr ríkisfelagsskapinum era sjálvstøðugtjóð ella mvit skuldi gjør tað mótsatta innilimð okkum enn meira inn í danska ríki og taðska verað danskt amt so eru að føroya fólk sum taka ta avgerðina ella um vit kevpa vald frá okkum til altjóða felagsskapur millum annað ess ella annað so eru tað bara føroya fólk sum skal taka ta avgerðina og ikki nakar uttan fyri føroyar ella løgtingið einsamalt so langt eri eg samdur við við tjóðveldi men tá tað kemur júst til tað at vit skulu fráboða einki løgfrøðisliga so eri altso verjumál ikki yvirtikið málsøki vit hava eina heimastýrislóg í grein fimm sum sigur tað at ríkisvaldið hevur avgerðarrættin í í spurningum sum viðvíkja ríkisviðurskifti útheimin og vit hava eina yvirtøkulóg frá tvey túsund og fimm har tað beinleiðis stendur at verjumál ikki er yvirtikið og ikki kann yvirtakast uttan vit fara úr ríkisfelagsskapinum man kan altið vera ósamdur um um tær lógirnar men tað eru so samtyktar í løgtinginum og tí erla roynt løgfrøvðiliga trupult at

at skal ein radari í hesum førium hada ikki nakrar ivi um tað er ein hernaraligur føroyum so er tað bara í føroyum tann avgerðin skal takast í løgtinginum um vit skuldu hava ein herlagan radara el ikki vissu vit fara líka aftur til ta søguna aftan fyri tann radaran sum kunnu setast upp so var tað fyrstu ferðnær frammi og samskifti við landsstýrið heilt aftur í novembur tvey túsundog nítjan umótir heinara raddarum og landsstýrismaður í uttanríkismálin hevur so verið á fleiri fundum við danska verjumálaráðharin á fyrsta punktunum var tað var í tann fimta august í tvey túsund og tjúgu altso hálvt ár síðani og han e veiði fleiri fundum síðani og nógv bendura at løgmaður eisini hevur havt samskifti ví donsku stjórnuna um hetta her undir øllum umstøðunum sóðu e ti tíðindafundur í seinasta viku ati hann bleiv endurgivin at danska verjumálaráharinum eg vet iku hen har mismælt ela ikki men fyriad hava verið positivt innstilligt har haldi at landsstýriðeð grivið máli eit sindur skeivt an tí at nú kunnu vit koma ein rætiliga keðiligan støðu um løgtingið skuldi sagt nei til ein radara so er ta eingin ivi um at vit koma at traðka bæði nato og usa á tæturnar og at at spæla óklárir kanska eit sindur óneyðugt við nato ousa vildi vera óheppið fyri okkum í føroyum eingin ivi um tað tað heði man kunna sloppið undan um um landsstýrið fylgdi stýrisskipanarlógini har mann í týdningarmiklum málum skal koma í ráðførtu uttanlandsnevndini og tað kundi koma longu í august í tvey túsund og tjúgu tað haldi man átta at koma soleiðis at mann tá fekk at vita er tað upplakningur altso hevur lnpolitiskman dat til at seta hernaar raddarar upp í føroyum og um ja hvørjar eru treytirnar hjá løgtinginum fyri at góðtaka tað tá mann nú hevur bíðað so leingi og nú er at melda út av donsku stjórnini saman við stóra partin av danska fólkatinginum so setr tað løgtingið og okkum her í føroyum eina keðiligan støðu um vit nú sagt nei

men sum sagt politiskt er samdviðhesu upskotinm er hetta uppskotið er at avgerðin eigur at takast politiskt í føroyum eingin ivi um tað og at fyri at taka ta avgerðina so er tað týdning at vit eru ílatið bæði landsstýrið og løgtingi tað merkir ati at eina samskifti sum landsstýrið hevur havt hevur donsku stjórnina men hetta er ikki eitt beinleiðis ynski frá donsku stjórni ynskir kemur fyrstug fremst frá nato og usa hvat samskifti hevur verið við nato millum donsku stjórna og nato hvar greiningar hevur nato av hesum her hvat samskifti hevur verið við usa tað mugu vit eisini fáa innlit í soleiðis at vit eru før fyri at taka eina skilagóða vit mugu eisini vita hvat tað merkir trygdina hjáokkum føroyingum summi føra fram at at møguleikin fyri at vit gera so bombumál um kríggjsbrestura verður størri um um ein hernara radar stendur í føroyum enn um mann ikki er her er tað rætt tað mugu vit fáa greina og fáa fáa at vita her í føroyum um tað er soott ikki kann tað hava ávirkað um á okkara handilsviðurskiftir eg sigi ikki tað tað hevur tað kann tað fáa als skaða kanska okkurt handilsviðurskifti við til dømis russland og við kina ella kann tar hinari síðuni gagna okkart andilsviðurskifti við við usa og kanska eisini við við es har aðallarflestu londini eas og eru limur í nato hvat kann radarin brúkast til burtur sær frá til roynt hernaðarliga eftirlit kann mann brúka fysebiltog eftirlit altso kann mann brúkast til kann flogvøllin brúka han um hann tørv á tí vit vita at loftirin í dag er ikki yvirtikið til íslendara sum umsita føroyska vegna danum
tíðir longu taher ja at danir umsita nei íssita loftrúmið vegna vegna danmark kunnu íslendarar fáa atgongds vil í verðsluna í føroyum undanfarna samgonga avarbeit við at yvirtaka loftrúmini sum eg haldi í nógvar máta skilagottir har taka inntøkur í loftrúminum og vissu vit einaferð ramtíðini fara at yvirtaka loftrúmið kunnu vit so eisini hava atgongd til hendan vilja brúka tað í tí sambandinum hetta eru altð spurningar sum eg haldi vit eiga at reisa og at fáa fáa klárlagt her í løgtinginum og tá vit hava teir upplýsingarnar so er løgtingið búgvið til at taka avgerðina og avgerðin eigur at takast her í løgtinginum er okkara sannføring í javnaðarflokkinum so skal eg gera niðurstøður t frá tí sum heivi sagt politiskt eri eg púra samdur í uppskotinum men royn løgfrendiligur parturin at fráboða altjóða samfelagnum eri ei sindur ivasamur um skea beinleiðs ímóti tí at eg haldi tað er stríð við við sjálvt heimastýrislógina og við yvirtøkulógina tí at vit hava ikki gjørt nyttu av tí sjálvsavgerðarrættinum sum vit hava vit hava ikki sagt at vit yvirtaka ella vit vithava ikki ikki avgerðr um at vit skulu hav n sjálvstøðug tjóð harvið hava eisini ræði á verjum
takk fyri happa má ja takk so er tað
viðmerkingar tað fyrstu eru bjartin kornesam betur sendir so væl at hvagar formar nú er rakstin vega johannesen verið løgmaður og hevur havt eini uttanríkismál ára undir sær tað stendur í stýrissjónalógini og í yvirtøkulógini at uttanríkismál eru eru eru er felags mál og harvið kann ikki løgfrøðiliga vera yvirtikið í málsøki eitt sindur upp á sama hátt kanst tú siga at at trygdarmál liggur eitt sindur undir tí saman tí er útferðin í somu greinoyvirtøkulógini hvat heldur aksan vegi johannesen um tað at altso tað sum er millum tað politiska at mann stendur saman um at at erklera eitt ella annað og so at fylgja tað ríkisrættarligu reglurnar sum sum eru galdandi altanállíkar
takk fyri honum
ja takk ger so væl akseli johannesen eg haldi tað lógur so er løgtingið samtykkir nú hava vit samt heimastýrislógina at i hava samtykt yvirtøkulógina har ið stendur øgiliga greitt í yvirtøkulógini at verjumál kunnu iki yvirtakast so eiga vitat halda okkum til tað men politiskt eg eri púra samdur um at tílíkar avgerðir skuldu ikki takast uttanum politisku skipanir í føroyum hon skal takast í føroyum øhtað kunnu vit gott útmelda ø men at melda út at vit hava sjálvsavgerðarætta økinum tað ver ikihavt brúkt sjálvsavgerðarættin tað tað tað haldi eg haltar ett sindur í argumentatiónini løgfrøðisliga men tað politiska er vit samd og vit fara at geva hesum málinum góða viðgerð í uttanlandsa
ast sum tað fer í
jatakk so er tað høgni hoydal sum eina viðmerking ger su væl harra formaður akselv johannesen nevndi fleiri viðurskiftir um hvussu farast skal fram við slíkum málum og vil hava royndir av tí men eg hefti meg við at aselv johannesen góðtók ta primissuna ta fortreytina har hann sigur ja men verjumálið er ikki yvirtikin og eg fari at spyrja akselvi johannesen um javnaðarflokkurin hevur skift støðu tí javnaðarflokkurin hevur áðrini frammanundan heilt heilt uppskift alt kalda kríggið sagt júst tað sum stendur í hesum uppskotinum at eingin kann taka avgerð um at nýta føroyar masitýdningi uttan so at føroya fólk og løgtingið sjálvt hevur avgjørðna so tað er ikki stríð við nakað lóg hatta er bara hatta e bara ein donsk fortreytir við fari at biðja um also o hannes um an i kan ennrskoða ta støðuna so hatn so hann ikki spælir viðí
upp á fáa skeivar forsetir
ja takk ger so væl alsulur jo hanesen a g eg haldi afturarat tað er ei munur á roynt løgfrøðisiga og politiskt tað man royna at gera løgfrøðisliga útmelding at vísa á nakað sum sum ikki ordiliani eg halda etr lóggávu heldur men politiskt eri er eg hevi javnarfókikkibroytt nakra meining av tílíkar avgerðir og tað kann eisini vera aðrar avgerðirnú s takar takan ur hernarar raddara tað kan eisin vera aðrar avgerðir sum hava við trygdina hjá okkum gera í føroyum ella hernarliga útgerð av øðrum slag at so er tað politiskt eingin ivi um at tað er vit í føroyum sum skulu taka avgerðina um hernaliga útgerð
skal vera í føroyum øhlar ikki
sum jóannesjóensen sum fevndur viðmerking bjóðið vælaksamali hann saman lýstir væl hvat vit í javnaðarflokkinum haldum á tað málið men eg hugsi um tí tvey ting sum eg hugsaði serliga um tað er eitt her at mann ikki tekur uttan at stevna við beinanvegin í tilgongdini tað er kritisabot haldi eg í hesum førinum og so eisini tað hugsaði eg nú at mann stendur rættar upp hvat hann kann brúkast til eg hugsi um loftrúmið hjá okkum vit hava snakkað ofta núí tað er onnur sum skulu stýra okkara loftrúmið ikki sjálv kunnu skipa tað soleiðis at vit eru við í tí tilgongdini um hetki kann vera ein

ja takk ger so væl sulu johanesen ja júst tað við at yvirtaka loftrúmið haldi er skilagott hmen tað er nakara kompilrsatiónir við tí tað var tíðivit ikia komi málið í undanfarta landsstýri millum annað tí at tað er at danmark umsiti in og egnamálsloftrúm tað erunøkra heilt fá lond í heiminu sums umsita loftrúmi fyri hvønn annað tíð er ein altjóða avtala men vit kunu gott yvirtaka tað og tað haldi eg skal vera málið men tá tað keur t afturether at koma í í í í ráðførstu uttanandsnevndini so hevur lanstýrismaðrin uttanviksmállim sagt ati ja men tað er ikki naka tá iki t úrslit ata kan taka støðu til vanligat vís havar tar fiskivinusamráðingar við við aðrar tjóðir sum kemur landstýrismaðurin í í ráðførstu utanandsnevndini áðrenn hnnfer til samráðingar fyri líkasom at vita hvat politisk mandathaviið eg ætli mæir at náa hetta úrslitið og hava tann tann strategiina eger uttan samd el la ikki fyri at tryggja sær at hann hevur ei mandat fyri tí sum hann ætlar sær undir og tað haldi at landstýrsmaðurnskuldi komið í august í fjør sjálvt um hann ikki hevði eitt endaliga produkt at taka støðu til men so visti hann vat upplakningurin hevði í løgtinginum og
hvat ein upphatturnm til ja takk næstu røða tað verður
jaspur langor fyri sabalses ger s væl ja takk fyri harar formaður ja til viðgerðar er so hettahar uppskotið til samtyktar frá tjóðhaldsflokkinum í sambandi við at vit skulu boða frá at vit taka sjálvi avgerðir í hernaðarogtrygdarmálum í føroyum og tað er nokk eingin loyna at hetta her er nokk í forleingisi av at tað er eitt mál beint niðri sum vit hava sum tíðindarfundur var um í síðstu viku at mann møguvís letur møguleikan upp at tað kann verða seta sen radari upp í føroyum eg haldi tað er øgiliga viktigt at vit fyrihalda okkum til veruleikan vit hava ikki yvirtikið trygdar og verjumál vit eru partur aveinum ríkisfelagsskapi og danir eru so aftur partur av nato sum aftur so er fgj yvir til usa so hetta er ein etta er ein øgiliga størri størri samanhangur eg haldi tað øgiliga viktigt at vit vit síggja tað at vit sjálvandi eru ein viktigur brikkur men ein øgiliga lítil brikkur í hesum samanhangi taka vit støðuna sum eg beint nú o hyggja vit eftir tí norsku kúsni niðureftir so eru kanska eini tíggju fimtan radarar niðureftir hyggja vit í íslandi eru kanska eini fýra radara har vit eru eisini við bretlandi eg haldi e eisini eg havi hoyrt hat ta her í sketlandi er eisini hetlandi er eisini okkurt uppi men vit hava ein eitt grátt øki her sum vit liggja har mann í dag ikki kann uppspora hvat ið er sum gongur fyri seg í luftrúminum og tí hevur tað so sjálvandi verið eitt ynski um frá frá nato at at føroyar kanska hava fingið ella fáa møguleikar til at seta ein ein radar upp vit hava havt radar her í føroyum í hálvtrýss ár eg haldi athann bleiv settur upp einanferð í hálvtrýssunum lig mitn hantai var seks sjeyoghálvtrýss okkur sóðurligt og e haldiat hann stóð her forð fram til tvey túsund og níggju eg haldi tað var nakað sum er gott fyri okkum sum samfelag fyri trygdina fyri alla ta flogferðsluna sum er rundanum her og fyri trygdina sum sum sum nú einaferð hann er skal eg so líka venda aftur til tíðindafundin í síðstu viku hjá tíðini bramsen so hevur hetta verið til viðgerðar niðri til viðgeriari í nato men ein ein týðandi setningur sum hon sjálv kom við tá var at avgerðin um ein radari verður settur í føroyum liggur heima í føroyum tað vil siga tað vð hvørki danir ella nato ella usa sum kemur at gera av um hesin radarin kemur at standa her ella so kann tað gott vera at onkur vil siga men tað er ein øgiliga ópopuler avgerð hjá okkum at siga nei til eitt slíkt tilboð og tað kann gott vera men eg haldi tað er øgiliga viktigt at at staðfesta at tað verður ikki nakar annar enn føroyingar sum koma at gera av um um hetta verður so ella ikki eg haldi vit skulu síggja hetta sum eitt tilboð sum ein møguleika og sum ein ein útrætt hond til okkum sum búgva her at vit vita hvat er sum gongur fyri seg eisini í luftrúmunum hjá okkum og ikki gita tað er ikki so øgiliga langt síðani nøkur nøkur fá ár síðani so hevur kanska onkur hildið men tað kann gott vera at at okkurt russiskt flogfar og okkurt annað hevur verið í okkara luftrúmi mann veit ikki mann kann bara gita tí tað er líkasum ja her er eitt øki sum vit kmu bara siga men vit vita ikki ordiligan hvat gongur fyri seg alt sum gongur fyri seg hjá og so heur tað eisini verið nakar frammi um mhvat ið tað er fyri ein ein radari er eit ein hernaða radari sum vit skuldu seta upp og eg haldi tað er eisini viktigt at vit undirstrika at hetta er ein ein eftirlitsradari og tað er hvør sítt ein eftirlitsradari sum hevur heldur eygun við men hvat er tað sum gongur fyri seg hjá okkum tað er ikki snakkað um nakrar bumbur onkur snakkað um bumbur kjallaran hjá fólki o eitt og annað tað er ikki talan um nakrar bumbur ella nakað annað sum hetta er fyri at vita og kunna staðfesta fyri trygdina hjá teimum sum ferðast í okkara luftrúmi og eg gangi út frá t tað er eingin sum ferðast so nógv í okkara luftrúmi sum vit gera tað sjálv altso tað sjálvandi mest føroyingar sum ferðast í egnum luftrúmi meira enn nakar annar so tí haldi eg eisini at hetta her er eisini fyrst og fremst til okkara a hetta fremur okkara egnu áhugamál

skal mann so inn at diskutera um vit eru partur av nato ella ikki vit hava kanska onkur vil upp ástanda at vit hava ikki meldað okkum inn í náto onkur vil eisin siga vit hava heldisk meldað okkum inn ei ríkisfelagsskap vit eru so hvussr partur av ríkisfelagsskapinum og danmark er so eisini partur av einum natonatofelagsskapinum tí haldi eg eisini at vit hava eisini ávísar skyldur til at taka og syrgja fyri at tannat tann trygdin sum skal vera og tann vitanin sum mann hevur brúk fyri skal vera í okkara luftrúmi at vit vita hvat er sum gongur fyri seg so eg haldi at hetta er er vit skulu ikki vera so bangin fyri hesun her vit skulu síggja tað sum nakrar nakrar møguleikar og øgiliga viktigt at tað ikki verður vent til at tað verður eingin annar enn føroyingar sum koma at at gera av so er tað eisin vi eitt sindur frammi men hetta gevur kanska eisini nógvar inntøkur til tildanskararnir tl til ríkið kann mann siga ogeg haldi t mer tað gera heldur einki at mann fer inn og finnur útav mmen at ger tað eg grundini tað er tað nakrar nakrar inntøkur sum fylgja við og eg haldi eisini tað er eisini viktigt at vit sum sum land seta okkum spurningar men vissu vit geva hesa tænastuna inn til natu men hvat fyri hvat fyri aðrir møguleikar vil hetta so kunna geva okkum vit kunnu heilt sikkurt eisini fáa nakrar avtalur nakrar møguleikar sum vit leingi hava bíðað eftir

edvur joensen hevur verið frammi um at men men vit hava leingi ynskt um at fingið fatur í einum handilsavtalu við við við eu er tað ein møguleiki hvat eð hvørjir møguleikar geva hettar tað kann vera bæði peningarlaga upp á stuttsygd men kanska allarbest vist teir kundu givið okkum nakað sum koma at geva eitt stórt virði hvørt ár kanska tey næstu hálvtrýss árini so eg haldi at vit skulu kanska fara eftir einum ikki einum stutttíðarvinningi men einum vinningi í einari avtalu sum sum og kanska nú snakka vit um um um um eu men eg trúgvi eisini at usa hevur eisini víst seg havt øgiliga stóra indressu hvat tað gongur fyri seg her so eg trúgvi eisini at tað kann eisini hjálpa okkum møgulvíst at vit fáa nú bleiv ein ein ein sovorðn yvirskipaður sáttmáli gjørdur millum føroyar usa og tað er ein ein byrjan til nakað men vit eru vit eru á langt á leið at koma á mál við tí har skal nógv annað koma upp á pláss áðrenn vit kunnu siga nú hava vit veruliga fingið ta avtaluna sum vit vit ynskja í usa so eg haldi hetta er spennandi og eg trúgvi eisini at vit sum sum land koma at fáa nógv
býrsrúrht her takk fyri ja takk so tú viðmerk
mekingar høgni hoydað ella fyrstu ger so vælja harra formaður jaspurlangard hugleiddi nógva um ymisk viðurskifti men eg kundi hugsa um heldu hann fast upp á hetta við viðhvat hvat avgerðarrætt ella fólkaræði her og í fyrstu umfari segði jaspur langaard ja men hetta var bara tað var nú bara soleiðis at hetta var nakar sum danir átti altso høvdu avgerðarrættin í tí at tað var eg ali t hni brúkti orð vit vóru partur av einum sokallaðum ríkisfelagsskapi men samstundis segði an tað at føroya fólk hvdu høvdu avgerðarrætt og visu vit hava avgerðarrættini hava vit so ikki avgerðir hava e so ikki ræti eisini samráða sum hvat okara land verður brúkt til altso hvar er sambandsflokkurin í hesum málinum altso er tað danir taka avgerðina helgi abramsen hadi eg segði tá danir taka avgerinauttan muni kvann vit siga nú siga jaspur langord nei nei danir hava fyrireikað alt men vit eiga avgerðina hvat hvat liggur í avgerðarættinum
hjá føroyingum
jatakk ger sovæl espurlangurd ja takk fyri harra formaður mann kann siga í hesum førinum nú er er danir so partur av nato og teir hava so inni í hesum felagsskapinum sum eitur nato tosað okkara søk tosað og tað kann mann so siga høvdu høvdu vit ynskt og tað sum tjóðveldið kanska ynskir tað e tað vit sjálv tosa okkara egnu søk men vit mugu statvek fyri at halda okkum til at tá ið tað kemur til trygdar og verjumál so er tað statvekt o donskt danskt mølsøki men so hvat so gongur fyri á tí føroyska matrikklinum í føroyum tað er nakað vit sjálvi avgera og tað var tað sum eg segði trina o bramsen eisini undirstrikaði at visu føroyingar siga nei vit ynskja ikki nakrar radara í føroyum so verður tað nei men radarin skuldi vit minnast til vissi tað kemur har til at tað hendir men so verður tað fyrst og fremst ein vinningur fyri okkum sum búgva her tað haldi er eisini viktigt at vit vit síggja sum ein møguleika heldur enn en eina eina fár
froðing og tað er vit sum gera tað av
jatakk so er tað bjarni kárasom petersen ger s væl takk fyri hara formaður nú tosaði jaspur langaad eitt sindur um hetta her við at hetta kann vera ein ein ein ein vegur at fáa fótin um hurðina til europeiskan marknaðin edvund joensen hevur roynt at arbeitt við tí brúkt hetta sum ein trumn fyri at fáa ein ein eussáttmála ella egðssáttmála øh eg undrist bara í hvussu tann dinamikkurin fungerar tí at tú tekur tí gea jú ceycaps grønland er kki ein partur av eu ísland er ikki ein partur av u føroya er ikki ein partur av eu bretland er ikki ein partur av eu usa er ikki ein partur av eu hvar inngongur europeiska samveldi í hesum her radaranum e tað havi eg ett sindur trupult við at skilja eg veit ikki um tað er danska stjórnin sum skal pressa uppá ella um tað eru hægri kreftir í spæl harnas so undrist eg á úttalisinum um at at hetta er ikki ein militeradari altso tað blívurikki at militera tær bara visti mann hevur bumbur í kjallaranum amiliterradari hevur ein funktión at dedektera flogfør sum ikki vilja dedekterast hesin radarin er eitt dømi um tað tí er tað at melitera tær og tí er hatta nógv meir alvorligt

ja takk ger so væl jaspurlangurd ja takk yhra formaður skiftandi landsstýrið hava nú gjøgnum tey síðstu tíggju og fimtan tjúgu kanska enn um meira ár roynt at komið í í samtalu við eu fingið fatur í at fingið komið inn og ingisitið við borðið fyri at kunna gjørt eina samstarvsavtalu og har kunnu eg bara siga men tað hevur so ikki eydnast til hendan dag eg trúgvi tí at hetta gevur møguleikar tí tey somu londini sum nú ynskja at fáa ein radara set hana upp í føroyum eru egentiliga tey somu londini sum eisini umboða eu so tí dugi ikki at skilja at mann ikki hetta ikki skal geva nakrar møguleikar at tú fært nakað men tú gevur nakaðaftí fyri og kanska hava ein ei partur av tí at at eg og ikki vilja komið til samráðingarborðið við føroyingar eg siga men tit hava einki at geva okkum tit hava ikki nakað at bjóða okkum og nú siga met nú hava vit so nakað at bjóða tykkum kom nú nú kunnu vit hvussu siga
hál okkum takk fyri
ja takk so e tað frumund rasmussen sum fær ein viðmerking ger so væl ja takk fyri nei eg eg hugsaði nú í røðaran tosaði koma øgiliga nógv inn á radaran og sovorit og so hugsi eg um hetta uppskotið sum er til samtyktar har ið egentiliga verður tað kanska sodr ivi um vit hava ein sjálvsavgerðarrætt í føroyum men eg jaspur langaad ikki samdur við mær í at at vit í føroyum hava ein sjálvsavgerðarrætt men at vit eru í ríkisfelagsskapi við danmark og tað er ein veruleiki sum mínfyi mugu fyrihalda okkum til at biðja okkum um at proklamera at at vit hava sjálvsavgerðarrætt í føroyum altso taðer ein sjálvfylgjai mínari verð hvat kanska jaspur langaad kundi hugleitt eitt sindur um akkurát tann partin
takk fyri
takk fyria formaður eru púra samdur fiher hinderasmussen í at at vit gera sjálvi av g eg haldi eisini tað er øgiliga viktigt at at undirstrika men tað var eisini tað sum segði at vissi føroyingar ikki ynskja at fáa nakrar radara til føroyar so kemur hon ger raddari upp her tað er í síðstu atløgu bara vit sum gera av um ein radari kemur til føroyar ella ikki eg haldi vit skulu síggja hetta sum ein møguleika og íi við at tað eg vit sum hava avgerðarrættin men so eru tað eisini vi sum sita við teimum bestu kortinum tá i ter kemur til pæra handlingar og forhandlingarnar í okkara føri fara umvegis danmark inn í nato og eisini mótvegis usa so tí kann mann siga at tso vit kunnu ikki ordiliga ni skilja hesi tingini at tingini hanga saman og nú hava vit nakað at bjóða inn í e og inn í nato u til usa og eru vísir um vit skulu eiv
nakrantíð fyri takk fyri formaður ja takk næsturða røða verður høgni hoydal fyri tjóðveldið ger so væl ein høvdal
hetta uppskoti til samtyktar við viðgerð í dag eru partur av einari langari søgu eg skal ikki troytta tingfólk við allari søguni ð venda eittsindur aftur til tað men tað er eisini einlongu tilgongd áðrenn heta og hetta uppskotið fekk viðgerð tí eg hefti meg við at tað stóð í onkrum miðli í dag at nú var hetta komin fram í kjalarvarrunum á hesum her tíðindafundunum og fráboðanim rá donsku stjórnini men tað er ikki rætt uppskotið varð sent løgtinginum sekstanda desembur nettupp fyri at løgtingið skuldi fáa høvi til at taka hesa støðuna áðrenn mann kom út á hes her støðuna sum nú er komin í har nærhon føroyingar hava fingið fyrilagt ein sonevnda pakka sum mann kann pakka upp ella vraka bara so tað er sligið fast o uppskoti varð lagt fram væl áðrenn og uppskotið er lagt fram í teirri ónd lat meg strika tað undir frá tjóðveldi at fylgja tí samduleið sum løgtingið hevur havt í hernaðar ogtrygdarmálum síðani síðani byrjanina av seinna heimsbardaga og tann leiðin gongur aftur til haldið fyrsta hernaðarsamtyktin í føroyum varð gjørd í altso beint tá ið bretar vóru í ferð við at herseta føroyar undir øðrum var dabarea sum felstu føroyingar nokk helst vóru fegnir um at taðvar blivuð bretar og síðani hava verið hernaðarsatyk í minsta lagi sjey førum í fýra av teimum førunum hevur tað verið samd løgting og øll hava verið samd um hóast eg veit nakað av skuggaspæli eg farið fram um at føroyar skulu ikki brúkast og føroya fólk skulu ikki brúkast í hernaðarligum talvi og hernaðarligum samanhangi uttan so at løgtingi og føroyafólk sjálvt tekur avgerðina og eru við til at samráðast um og fremja tær avgerðirnar ið tiknar verða og tað er í tí anda hetta uppskotið er gjørt rætt og slætt at fáa endurstaðfest at at føroyingar jú hava sjálvsavgerðarrætt sum tjóð og tískil kann eingin taka avgerðir yvir høvdið á føroyingum um hvat vit kunnu verða brúkt til í hernaðarpolitiskum høpi ella trygdarpolitiskum høpi so tað er heilt einfalt ein spurningur um fólkaræðið ella um avgerðarrætt ella sagt við øðrum oðrðum hvør hevur avgerðarættin hvør bestemmar í føroyum er tað føroya fólk í løgtingi ella er tað ein donsk stjórn ella ein stjórni á einum øðrum landi ella útlendska fyritøku ella hvat tað nú skal vera øhog tað er tað sum løgtingið hóast altíð verið samt um og hóast eg veit tað vóru ymsar meiningar tá og so bleiv tað knappliga tað ein spurning um mann helt við sovoett ella usa men tað var tey ongantíð hjá løgtinginum løgtingið staðfesti og helt tá í hvussu so er at mann kuldi hava na uttanveltaða støðu sjálvt tað var trupult av tí at mann vildi ikki vera partur av teirri vápna dubbing ið tá fór fram millum stórveldini har ið stórveldin júg bygdu eina eina vápna goymslu upp við kjarnaorkuvápninum sum kundi oyga heimin upp til tvey túsund ferðir og tá segði løgtingið greitt tað átti vili mann ki vera partur av men mann segði ongantíð tað at mann ikki vildi vera partur av at samráðast við teir partar sum høvdu áhugamál her soleiðis a føroyingar og fórya løgting og føroya fólk sjálvk kundu taka avgerð eg nevndi at eg skalikki fara for langt aftur í søguna um eg haldi tað er týdning at læra av søguni sum eg áður havi nevnt so er eitt søguleyst fólk eitt støðuleyst fólk og hyggja vit eftir søguni um hernaarmál í føroyum so er hon ógvuliga væl lýst tað er soleiðis atfmbýr ísaksson sáli legði eit uppskot fyri tingi í nítjan hundrað og seksoghálvfems hugsi eg tað var um at fáa gjørt eina frágreiðing um støðu føroya undir kalda krígnum har mann fekk óheftar serfrøðingar at lýsa tað og tað varð samtykt eg hugsi hendrik old minnist tað og burturúr tí komu fleiri tann størsta og fyrsta av teimum var tann sum eitur føroyar í kaldakrígnum sum finst her á løgtingi sjálvandi og á øllum søvnunum men i finst eisini á netinum um tingfólk hava hug at lesa hana hon varð skrivað jagutorsteinsessála og og sámal tróndur johansen ein ddanskan part síðani bleiv eina ískoytisfrágreiðing gjørd eisini har mann fekk innlit í fleiri skjøl í málunum og so bleiv eitt sindur av politiskum roki fyri at seta sum tað var at tá avgjørdist sá adverkalspar løgmaður sum tá sat undir fullvalslandsstýrinum eisini h biðja ein danskan søgufrøðing sum var itt sindur konservatiellur bent jensen av navni um at gera eina serliga frágreiðing eisini við atlit til hvat hendi í coviett øog kan mann siga tí tí partin eystanfer lad í arnutjaldið og tað stutta er at siga og tingfólk kunnu sjálvandi sjálvir staðfesta um um tað sum eg sigi r rætt tað stutta sum er at siga er at frágreiðingarnir staðfesta at danmark og aðrar tjóðir beinanvegin undir øðrum verðlambardega o ikki minst eftir brúktu føroyar sum eitt sera týdningarmikið strategiskt pláss í norðatlantshavi ikki so løgið natomerkið merkir jú norðurætlantsavtalan og føroyar liggja í miðjunorðratlantshavi øh danmark veldaði seg inn í nato í níggjuogfjøruti utan at byrja føroyingar eftir tað mótmæltu løgtingið einmælt at mann ikki gongu hevði sburturføroyingar og síðani fór danmark so í samráðingar við natu um at leggja eina sonevnda árlig vorningsstøð her í føroyum tað var tað eina seinni kom fram tað hevði eisini verið ein ein loynilig lurtistøð til kavbátar har amerikanskir hermenn vóru á føroyskari jør men tað hevi mann dult sum mansmorð tí eg man var bangin fyri at tað fóru at kynda undir sum tað verður nevnt í frágreiðingunum fór at kenda undir tjóðskaparligu vekingina í tað bleiv so eisini staðfest í hesum frágreiðingunum at landsstýrið tá akkurát júst sum nú var blivið var blivið ella danska stjórnin setu seg í samband við landsstýrisfólk tá løgmenn tá og søgdu teimum aft her tey fóru at gera tað og alt eftir hvussu tú lesur frágreiðingar løgmenninir søgdu antin ikki beinleiðis nei ella kanska ja men løgtingið fekk ongantíð nakað øhog tað kunnu tingfólk bara lesa um teimum frágreiðinguni tað sum eisini má staðfestast søguliga sað tað er at eftir kalda kríggið fólk minnast kanska tað sum sum sum sjálvandi hava verið partur av hesum her at tað bleiv støðugt sagt at føroyar vóru eitt bumbumál og tá bleiv eitt sindur av politiskum roki um tað fólk høgdu nei tað vóru føroyar slett ikki tað va fjas og fjavnt hetta var bara til friðarliga endamál men teir frágreiðing sum millum annað eisini danski søgufrøðingur ben jensens skrivaði frá frá sivetskum skjølum so bleiv staðfest tá ið múrurin varð fallin og tá ið søguligu skjølini í táverandi svesv blivu latin upp at føroyar vóru fremsta bumbumál í einum møguligum heimsbardaga so tað bleiv alt staðfest tað sum hann hevði ávara ímóti tí at føroyar vóru partur av einari ávaringarstøð skuldu siga tað um mesilir vórðu send tvørtur um atlanssaman so tað er eitt faktum hvat støðan er í dag hon er kanska ikki ikki javnlík í í vavi munner hvussu javnlík í politisku tilgongdini tí eisini tá segði danska stjórnini ja at vit høvdu havt eina deolog við landsstýrið men løgtingið slapp ongantíð at taka støðu og fekk heldur ikki innlit í tað og ikki fyrrenn alt var liðugt leyst og liðugt og tískil snýr hetta uppskotið seg enn einaferð ikki um at taka støðu til eysturogvestur tað snýr seg um hvør hevur rætt til at brúka okkara land hvør hevur rætt til at gera av hvat fer fram hernaðarliðið í føroyum hvør skal samráðast um tað er tað fara løgting og føroyski myndugleikar ella er tað onnur sum kundu gera tað og eg skal ansa harra formaður ikki at taka ovov býtt dømir men eg sat í nátt og spekuleraði upp á onkur javndømir um hvat eru vit uppliva nú í seinastu viku fingu vit ein tíðindafund í danmark har fráboðan var at nú hevði danskar stjórnur saman við donskum flokkum avgjørt hvat skuldi gerast í føroyum og so kundu føroyingar kanska siga jaratla ná seinni men eg ímyndi mær a visti tú hugsað um tað hvat tað merkir at hava ávirkan á sítt egna samfelag og at taka ábyrgd og avgerðarætt í sítt ena samfelag eg ímyndi mær t visti taka ta javndømi at tórshavnar kommuna hevur tíðindafund ein hósdag í februar har fráboðar borgarstjórin í tórshavn at hann hevur samrost við fleiri útlendskar fyritøkur og aðrar kommunur um at tey ætla at seta vakmyndatól upp í allari klaksvíkini og at senda dronur út at halda eyga við klaksvíngum og ørum fyrigongur í klaksvíkar kommunu tað er ein stórur fyrimunurvið tórshavnar kommunu tey kunnu spara pengar og gera góðar avtalur men klaksvíkar ikki eftirspurdir hetta fáa teir fráboðan á ein tíðindafundur teir vra iki við til nakrar samráðing men so fáa teir vita ja tit kundu kanska siga ja ella nei nú og hvussu væl gongur so kundi kanska sleppa at pussa onkra dronu ella ella vera viðtil at seta vakmindatól upp eg hugsi ikki nakar klaksvíkingur hevði góðtikið tað yvirhøvur men tað er tað sum vit góðtaka í føroyskum politikki at onnur sita og samráðast um okkum vegna okkum um hvat okkara land verður brúkt til sum hevur stóran týdning fyri okkara trygd fyri okkara samráðingarstøð og mótvegis øðrum tjóðum mótvegis øðrum stórveldum mótvegis øðrum fyritøkum uttan at vit yvirhøvur hava ávirkan á tað og eg fari at undirstrika harra formaður at løgtingið hevur ikki áður havt ta útsøgnina sum eg hoyrdi millum annað aksel johannesens siga jú um hetta er bara mál sum danir kunnu taka avgerð um løgtingið hevur altíð sagt at hóast tú kallað tað felagsmál ella vís til heimasýrislóg sum vit veru øgiliga ósamd um so hevur føroya løgting ongantíð góðtikið at føroya fólk og føroyaland kunnu brúkast av øðrum londum í teirra hernarapolitisku áhugamál tað er aldrin aðer aldrin hentsið og tað mugu vit heldur ikki gera nú og tí mæla vit staðiliga løgtingin um at samtykka ett uppskotið sum bara fyri at tryggja tað at einki verður gjørt yvirhøvdið á løgtinginum einki verður gjørt yvir høvdið á á føroyska fólkinum og eg fari kanska at enda við harra formaður at sitera fyrrverandi formann fólkafloksins tórstein petersen sum her á tingsins røðrar palli hagun djurhus gjørdi tað sama tá mann viðgjørdi hernararmál hann segði eingin yvir eingin við síðuna av løgtinginum
tað er tað sum hetta málið snýr seg um takk fyri harra formaður ja takk so er tað nakrar viðmer
myrkingar bjarni kárason fyrst gersuvæl takk fyr har formaður ja eg vil gjarna takka vgínn hoydal fyrieina góða røðu vil siga at eg eri øgiliga samdur í honum og øllum hansara eygleiðingum sum mann hevur gjørt øh eg haldi tað eri øgiliga undarligt at mann insisterar upp á at hugsa í hesum her fastsettu ramminum sum verða gjørdar á kristians borg tað tað er tað ger at okkara flytuførur politiskt verður øgiliga nógv avmarkað tí at vit vit sum poltisk skipan duga ikki at hugsa sum ein statur ella ein nationalstatur tað hava vit ikki førleikarnar til um vit eru øgiliga von við at trygdarpolitisk mál er nakað sum verða avgreiddr í keypmannahavn men í hesum førinum er tað grundleggjandi øðrvísi tí at nú eru vit finnan í tí stóru politiska talvinum nú eru tað plussliga danir sum njóta ein annan ágóða av at brúka føroyska jørð til hernaðarlig endamál og mann kann bara gita og illgita um hvørjar ágóðarar eru av tí frá amerikanskari síðum natosíðu og esí og so framvegis tað vita vit einki um og tí er tað eitt sindur undarligt at mann ikki kann hugsa sjálvandi kunnu vit gera tað sjálv visu tað er tað visu ter so alni

hara formaður har eer í sandir viðubjarna kári sum petursen atog vit havaeikti sagt í tjóðveldi ater tørvur á at hava vit vit vilja yvirtaka loftirúmið vit vilja sjálvi hava ræðihesum her tað kunnu vera tað kann vera stórur førleiki og førleika menning í tí at skal ein ein eini loft ella loft ferðsluradar set setast upp í føroyum so gera vit ein sjálvi og so kunnu vit samráðast beinleiðis við nato ella við onnur skulu brúka teir upplýsingarnar tað er eisini rætt at vit eru fult út før fyri at røkja okkara egnu áhugmal og tað er bara við sum kunnu tað vit hava prógvað t í øllum samráðingum á fiskivinnuøkinum vit hava vit hava avtalu við so at siga øll tørvheldir hava megnað væl at røkt tey á áhugamálini tað sama gera vit sjálvandi í hernaðarpolitiskum høpu og so fær bara at minna á harra formaður at landsstýrið hevur gjørt eina útrokning av hvat liggur í tí eisini fyrimunarlaga fyri tann sum ger avtalanvegna okkum í hesi førinm danmark og tað prógvar bara tey tølinum landsstýrið hevði tá í ár tvey túsund har mann baraði tølini frá seksoghálvfjerðs níggjuogfýrs altso góðu fjúrtan ár at har spardi danmark áleið fimmoghálvtrýss milliardir krónur í nátoútreiðslum fyri at brúka føroyar í grønlandi og tekur mann sum blokkstuðulin frá sæg spardi so hettara yvirskotpannin er tjúgu milliardir so hetta er tað sum vit verða brúkt
til og tað er bara eitt faktum tað haldi vit vit eiga at koma fram til at so etv
rhenriolja harra formaður visti it kunnu siga at tað hat ta verða ríki og høgni hoydal var verjumálaráðharri og hann fekk at vita frá sínum álítandi keldum at aitt álop var a vð ókey so fær ein viðgerð í gongd hvussu langa tíð hevði høgnu hoydal havt omatýstá k til mótaalopið frá tí han fekk at vita eft her ja ein viku fjúrtan dagar tríggjar vikur ein mánaði okur hevði seytjan ár um at bestemma okum at leingja flogvøllin hvussu skjótt hevði høgni hoydal trýst á fyri at fingið
hvat móti allum lat okkum fáa eitt boð uppá
áæyeitt sera gott dømi sum hennikold tekkum fram mann sigur seytjan ár høvdu vit um at leingja flogvøllinu hví tí tað var eitt danskt málsøki vit brúktu tjúgu fimmogtjúgu ár upp á á at at fáa fiskimarkið á føroyskar hendur danir søgdu nei hví tí teir høvdu handalsavtalu við bretland og lovað í bretunum at fiska her tann so kallaði fleska politikkurin undirgrundin tók okkum tjúgu ár men tá vit sjálvur taka avgerðina og høgni hoydal hevur át sverligus støðuni fyrr hvann eg upplýsa hennikold høgni hoydal hevur samráðs við bretskar myndugleikar og hevu fingið staðfest at føroyar ligga infyri bretsktrygdarøki og sjálvandi høvdu føroyar eisini sum sjálvstøðugt land og við egnari ábyrgd av eisini hernaramálum gjørst avtalur víð okkara grannalond sum gagnaði okkara áhugarmálum og og skapt í okkara trygd og tann avgerin hevði verið skjótatikið í staðin fyri hetta er vindaliga svassið millum føroyar í danmark sum tekur óendalig heit
er og sum bara ger okkum
býttari hvønn dag ajustitakkfyri ha formaður eg haldi at við at leggja hett her uppskotið fram so spælir høgni hoydal og tjóðveldið við eld tað burdi verið sjálvandi ein stjórn sum legði eitt sovurt uppskot fram um tað var neyðugt tí avleiðingin av at hetta uppskotið fellur á tingi eg vir høgni hoydal hugsað um avleiðingarnar av tí at eitt at eitt eitt løgting ikki samtykkir at vit hava henda myndugleikan tað kann tulkast av teimum sum lesa tað sum um tað at føroyingar ikki ynskja sjálvsavgerðarrætt ikki halda seg hava vald á egnum landi og sovíðari kann avleiðingin ikki vera beint tað øvuta av tí sum høgni
ni hoydal roynir at fáa
framt við hesum uppskotinumharra formaður jas spurninguin hevur verið settur áður og fyri tað fyrsta vil eg siga at allar tær hernaastyk sum higartil eru gjørdar at fara á løgtingi tær lagdar fram av flokkum og tingfólki ikki av landsstýrinum og tað hava verið tingfólk úr øllum flokkum sum hava lagt hernaðarsamtyktir fram og hetta við at um um hvørja ferð vit skulu viðgera nøkur viðurskiftir um okkara fólkaræði okkara avgerðarætt í føroyum at um vandin er at ikki verður samtykt at vit tá standa verri í tí tað eri ikki samdur í men eg eri sjálvandi sannførdur um at løgtingið tekur undir við hesum og vil vil løgtingið og tað kunni nó góð skilja í tjóðveldinum oftani tá i mann legureitt uppskot fram vil mæsa andykkja anstøðu uppskot so gangi út frá at samgongufólk kanska umorða uppskotið soleiðis at tað tænar sama endamálið soleiðis at atay vistu ikki vilja hava tað tjóðveldið skal eiga uppskotið tað hevði verið tað frægasta sum sum kundi henta eisini fyri okkum tað taka vit tað tað ganga vit sterkt út frá at ber til at gera so nei eg síggi onga vand í tí yvirhøvur tí at eg eri sannførd um at løgtingsfólk
saman tað sum løgting hava gjørt framman undan okkum
ja so er tað beintat løga ger su væl ja takk fyri harra formaðursambandið evr ført fram her at danir hava ella danski verjumálaráðrinla tíðindafundin segði at um so er at føroyingar siga nei so verður tað virt minnst eg rætt so segði danski verjumálaráðrinum um føroyingar siga nei so taka vit ein dersfræl so so taka vit tað harfrá so tí hugsi eg um danir altso teir fáa nógv burtur úr hesum her so eru tær royndirnar at teir virða teir avgerðirnar
sum mann tekur í
ja eg hefti meg eisini við atdanski vermaðurin júst segði tað so so teir við deniderfra ha og at lat okkum bara tosa ærliga danmark hevur verið undir stórum trýsti frá natolondunum partur við eog serligu usa eisini undir trumbusórnni um at tey ikki levera sítt til natu danmark hevur ein øgiliga øgiliga stóran fyrimun av at hava føroyar og grønland undir sum tey kalla undir sínum suðeriniteti tí tað gevur danmark einar støðu mótvekis natu usa og tey fáa nógvar fyrimunir av tí og danmark er komin tina niðurstøðu sum eftir mínum tykki er ógvuliga pýrin tey siga ta ala at brúka eina komma fimm milliard krónur tað er eitt promilli á donskum fíggjarlóguni taðvað svarað til at vit brúktu fimm milliónir til at seta nakrar sonevdar radar upp føroyum í grønlandi afturfyri so verð tað ikki trýst av usa og nato at gjalda meir tað er tað sum hendir her og sjálvandi fyri danmark at gera alt fyri at royna at varðveita hesa støðuna so hetta mugu vit vita og ikki halda tað at vit samráðast við ein part sum ikki hevur áhugamál danmark hevur beint øvugta áhgamál á okkum tað er at brúka føroyar úg grønland til at styrkja sína støðu og spara sínar verjuútreiðslur og tað sum ligur á borðinum her sum vit hava hoyrt um eru ógvuliga papýri so sjálvandi fer danmar ikki bara at siga ja og anmain til tað sum vit siga
tey sum fara at royna at fremja sín vilja so ella so og tey rokna við at allir føroyski politikar bogna ogg
ja so er tað jaspur langaard ja takkfyri hara formaður sjálvandi ynskir mann sororar ágóðan er ein sovorðin avtala ið møguligt kann gera o tí skilji eg væl at høgni hoydal leggur upp til at vit sjálv forhandla við natu men ein partur av hesum her er so eisini at tey londini sum eru limir í nato betala trý prosent av bmp liggur so tað næsta uppskotið hjá etter gongur ígjøgnum hjá tjóðveldið at vit seta eina eykajáttan upp á seks hundrað milliónir av til tað sum vit skulu brúka til okkara part
til til okkara bitreða til nato
fyri hara formaðuuruja hetað er ein góður spurningur og hann hevur eisini verið væl viljað viðgjørdur og eg kann so upplýsa jaspur langard eg havi sjálvur við til samráðingar við bretskar myndugleikar og natomyndugleikar um tað og nato ynskti ikki at føroyar sum á stand livu beinleiðis limir í natu men tay ynsktu eináitt sindur sama hátt sum ísland nevniliga at føroyingar hava hava sjálvur sítt egnu eftirlit við sjógvi í landi við bjargingartænastuni og og tyrlutænastu og við umhvørvisspurning at mann gjørdi at sevilsamstarv og eingi krav var um at føroyingar skuldu hava nakran her ella nakrar verjuútreiðslur tí at føroyar liggja altso ert ar liggja og eg haldi at sprangord nevnditar fyrr altso okkara handlilsmøguleikar eru avmarkaðar vit liggja innan fyri breytskt trygdarøki taðvar sega í stóran mun er tað bretland við fara at samrøðast við um slík ting og tað liggur altso eingin ísland betalur heldur ikki nakrar prosentpart av bmp til verjuútreiðslur tar hava heldur ongan her
ja takk síðani er tað billjustinussen sum fær orðið
fyri harra formaður ikki serliga hugaligt at tosa fyri teimum sæli meðan døgurðasteðgur er og útvarpið er o sovíðari men tað mugu vit so royna tað er eitt uppskot frá tjóðveldi um atvit skulu samtykkja ásannandi at føroyingar eru tjóð við ómissandi sjálvsavgerðarrætti at heita á landsstýri um beinanvegin at boða donsku stjórnu í altjóða samfelagnum frá at einans føroyafólk og løgtingi kunnu gera av hvat fer fram og hvat kann gerast í hernamálinumg trygdarmálum í okkara egna landi sjógvi og loftrúmi eg haldi at hetta er eini óneyðug staðfesting at staðfesta at mann kann nakað sum mann í forvegin kann haldi eg er púra óneyðugt tí vit hava sjálvsavgerðarrætt í føroyum og vit hava higartil brúkt okkara sjálvsavgerðarrætt til at lata verju og trygdarmál upp í hendurnar á dønum og so leingi sum vit ikki hava fyrireikað okkum til nakað annað enn tað so er tað tað sum vit brúka okkara sjálvsavgerðarrætt til og so leingi sum tað ikki finst ein meiriluti í føroyum og í politiska landslagnum fyri at broyta tað so brúka vit okkara sjálvsavgerðarrætt til tað vit kunnu samtykkja akkurát tað vit hava hug til her á løgtingi tað er hetta uppskotið besta boð um um vit ikki kundu tað so hetta uppskotið slett ikki funnið veg fram til borðið hjá okkum í løgtinginum men av tí at vit hava hendan sjálvsavgerðarrættin og kunnu avgera hvat vit avgera í føroyum so liggur hetta uppskotið á borðinum atkvøða vit ja fyri hesum uppskotinum so er tað bara ein staðfesting av tí sum vit í forvegin kunnu so hetta uppskotið er óneyðugt eg haldi tað er tað er trygt at vit eru partur av vesturheiminum tað er trygt at vit eru partur av umvegis ríkisfelagsskapin partur av nato sum er ein verjufelagsskapur av tretivu londum í vestureuropa og norðuramerika sum er gingin saman at at byggja seg upp hernaðarliga til at verja vesturheimin ímóti møguligum álopum frá úti frá tað er okkara trygd í dag og hevur verið tað leingi og eg dugi ikki at síggja at vit hava nakra orsøk til at røra í tí pottinum um so kann siga eg haldi at tann støðan er rættiliga trygg og vit koma vit koma væl burturúr tí eisini fíggjarliga við at hava ta støðuna sum vit hava sum land og fyri meg sum løgtingsmann hevur tað týdning at eg kann siga við føroyingar við mínar veljarar við allar føroyingar at eg føli meg tryggan við ta verjustøðu sum vit eru í í dag tí at tað eru ikki øll lond í verðini sum kunnu siga tað tað er ikki allir politikarar kring heimin sum kunnu siga tað við sítt fólk at tey eru trygg altso vit kunnu bara taka tey sum búgva á á krimm til dømis tey vóru ikki trygg tey fólkini frá degi til annans so blivu tað yvirrend av einiri aðrari makt og hertikin og eingin vardu og ta støðuna dugi eg ikki at síggja at vit føroyingar koma í soleiðisnr sum okkara viðurskifti eru innrættaðir í og eg haldi at tað er at spæla við eld sum tjóðveldi ger her sum einsamallur flokkur at skjóta upp at vit skulu samtykkja at einans føroya fólk og løgtingi kunnu gera av hvat fer fram og hvat kann gerast í hervnaðarmál trygdarmál í okkara landi sjógvi og loftrúmi tað kunnu vit í forvegin men ver hetta uppskotið ikki samtykt so kann tað tulkast tfakto sum tað at løgtingið ikki vil at vit skulu sjálv gera av hvat kann fara fram í hernaðar og trygdarmálum og tað haldi eg er ótrúliga vandamikið og tí fari eg at biðja tjóðveldið at hugsa seg um einaferð afturat at taka uppskotið aftur tí at tjóðveldið setir løgtingið og samgonguna í eina sera býtta støðu og tá ið vit tosa um verjutrygdarpolitikk so eru onnur eygur á okkum enn bara við sjálvi tað mugu vit ikki gloyma tí haldi eg at tjóðveldið setir løgtingið og føroya fólk í eina býtta støðu við at gera hetta og høgni hoydal váttaði her fyri lítlari løtu síðani at tær samtyktir sum vórðu gjørdar paralellar við hesa í farnum tíðum tær bygdu á intiativ frá felags støðu í løgtinginum ikki frá einum einstøkum flokki og tí haldi eg at tjóðveldið eigur at umhugsa hesa støðuna væl um tey møguliga skulu taka hetta uppskotið aftur um tað hendir at til dømis uttanlandsnevndin kemur til ta niðurstøðu at vit ikki taka undir við hesum uppskotinum so hevur tjóðveldi framvegis tann møguleikan at taka uppskotið aftur tí hetta her haldi eg er nakað annað enn tað sum tjóðveldið eigur at fáast við loysingarpolitikk hetta her snýr seg um trygdina hjá tí einstaka føroyinginum sæð í í um vit so kunnu siga og tað er rættiliga álvarsligt vit føroyingar vit hava brúk fyri tí sum ein fínur máli eitur lásspenningur vit hava brúk fyri at tingini ikki spískja seg til tí at vit hava góð viðurskiftir við russland vit hava søguliga góð viðurskifti við russlandi sum kanska einki annað land í okkara okkara parti av heiminum gongur langt aftur í tíðina og og hava havt stórt gagn av at hava góð handilsviðurskiftir við við russland og tey ynskja vit at halda fast um eisini frameftir og tí haldi eg ikki at tað er skilagott at mann so ella so roynir at spjaða løgtingið í trygdar og og verjumálum heldur eiga vit at standa saman eisini um tey uppskot sum sum koma fram altso til dømis hevur hava vit eina skipan hvar ið landsstýrið tá ið landsstýrið tekur stig á uttanríkispolitiskum í uttanríkspolitiskum spurningum so skal landsstýrið ráðføra seg við uttanlandsnevndina taðvil siga at landsstýrið skal verða rótfest í løgtinginum í slíkum politikki skal ikki einvíst føra partapolitikk men skal føra tann politikk sum løgtingið stendur saman um so vítt gjørligt og hetta her er eitt mál sum er inni á tí breytini og eg vildi ynskt at at vit kundu staðið saman eisini um sovorðni viðurskiftir sum hesi men tá ið sovorðt intiativ kemur frá einum einstøkum flokki so er vandin beint tann øvuti og ikki minst tá ið sambandsflokkurin situr í stjórn og við løgmanni so má tjóðveldið kunna rokna út at tð tað er trupult at fáa meiriluta í løgtinginum fyri einum sovorðum uppskoti eitt annað sum mann kann nevna eisini sum er ein partur av hesum tað er tað at vit hava í grundini ikki bara eitt loftrúm kring føroyar vit hava tvey loftrúm altso vit hava eisini ta ta talgilda loftrúmi sum eisini verður brúkt til tilhernaðarligt virksemi og tað stendur millum annað í hesari frágreiðingini hjá tí donsku ta reknistænistina at serliga smærri lond eru ógvuliga sárbar tá ið tað kemur til til at gera seg at gera seg inn á tey ígjøgnum siperspais gjøgnum a ta talgilda loftrúmið og har haldi vit kanska eiga at fokusera nokk so nógv eisini inn í framtíðina hvussu vit ikki hvussu vit verja okkum á á tí á tí økinum hvussu vit onkursvegna hava vald á okkara loftrúmi eisini tá ið vit tosa um ta talgilda loftrúmið og ikki bara hetta loftrúmið og vit hava sanniliga brúk fyri kunnu siga radarum sum eisini avdekkað álop tá ið tað kemur til talgilt kríggj og serliga nú tá ið vit føroyar eru eitt framkomið samfelag við nógvum talgildum loysnum og tað er øgiliga skjótt at vit blíva sárbar um vit ikki eisini hava góða verju á tí tað er so bara man siga eitt lítið koreosaum í hesum men sum sagt haldi eg t tjóðveldið eir at taka uppskotið aftur fyri at úrslitið av hesum uppskotunm hjá teimum ikki skal vera beint tað øvuta at onkur skal koma og siga ná tit hava samtykt í veruleikanum at tit hava ikki avgerðarrætt hvat viðvíkur hernaðarmálinum á trygdarmálum og ikki hava áhuga í at ráða yvir tykkara egna landi og sjógvi og loftrúmi og tað er ein keðilig støða at seta
fra løgtingi í takk fyri frú forkvinna ja takk her eru nakrar viðmerkingar høgni hoydal er
ger sovælmar biljustinussen roynar at finna ein knaka ella fyta fokus í málunum viðvíkjandi hernaðarsamtykum so hava teir allar verða lagdar fram av einstøkum flokkum og tingfólkum og síðani er mann funnið semju um tað og skuldi mann nýtt sama logikk sum biljustinusen fórar fram her nú so skuldi sletk kunna ført nakrað sumhav skaparpolitikk í føroyum yvirhøvur tá ið løgtingið oteljan ferð royndi at fáa fiskimarkið út og enntá fekk fekk tað samtykt tað tað falli nakað fyri t merkitas sum mn ikk vildi havt fiskimarkið út hatta er ein øvugti logikkur sum er øgiliga vandamikil tí at tað at vit staðfesta hetta hevði verið sera sterkt signal bæði til sum biljistinus sigur til okkara til okkara grannalond og til tey lond við samstarva við um at tað eru vit sum mannskal samrøðast við og tað ru vit sum duga væl at taka hesar avgerðina hjálvi so hasin logikkurin við at tað skal vera trupult at bara bara tí at mann siur hoin sambandsløgmanr so kann mann ikki staðfesta at føroya fólk hevur avgerðarættin í hernamálm jamen so ber einki til so so eg fari æsynur til at taka tær hasa hugsanin aftur bara
minna
ja takk biljustinussen ger sovæl ú tók høgni hoydal eitt javndømi um at tá ið mann legði uppskot fram um at flyta fiskimarkið út so henda fleiri ferði at løgtingið ikki samtykti tað og so spyr hann merki tað so tað at mann ikki vildi flyta fiskimarkið út ja tað merki tað tað merkti tað inntil løgtingið samtykt ta tí fiskimarkið bleiv ikki flutt út fyri mann samtykti tað við øðrum orðum eologikkurin tann at samtykkja vit ikki hetta so merkir tað tað at føroya fólk og løgtingi kunnu ikki gera av hvat fer fram og hvat kann gerast í hernamálin og trygdarmálim tað kann tulka soleiðisnar av teimum sum lesa hetta og t tí eg siga hatta uppskotið er vandamikið tí hetta snýr seg ikki um fiskimark hetta snýr seg heldur ikki um peningarligu uppgerð men hettað snýr seg altso um verju og trygdarpolitikk sum hevur ein annan karakter enn kunu vit siga nn enn dagligdagsgerandispolitikkur um materiell virðir og tí haldi eg fast um at eg haldi atta er óheppið at leggja sovorðt uppskot fyrilg
ja takk
tkso er tað bjarni kárasom petersen gersovæltakk fyri frú forkvinna ja eg má eg má siga sum høgni hoydal eg haldi atheta er ein sera undarligur logikkur sum biljustinussen kemur við í mun til hetta her málið altso onkursvegna so skal mann hava samtykta øvuta vissumann fellir hetta her uppskotið tað er soleiðis fungerar lógaruppskot ikki í mínari verð ella við misskilt okkurt heilt grundleggjandi vissi mann stendur saman um eitt uppskot nú gongur biljustinussen út frá hetta málið fellur tað ger hann nokk tí at hann veit at samgongan fer ikki at stemma fyri fyri hesum her uppskotinum men eg má tríva í tí sama sum eg gjørdi í áðni hetta hetta her málið er nógv størri enn samgongumál og andstøðumál eg haldi mann má ansa eftir við at leggja for nógva vekt í at tað er tjóðveldi sum eg kom við hesum her uppskotinum tí eg gangi væl saktans út frá at fólk eru at tað er ein meiriluti á tingi sum sigur at eingin annar skal hava ábyrgd og ræði av føroysku føroyskari jørð tá tað viðvíkir hernaðarmál altso du fellur biljustinussen uppskoti tí hann er samgongu ella heldur hann ikki at vit hava ræðisrætt yvir egnum landið

ja takk biljusinusen ger so væl takk fyri frá forkvinna eg haldi at vit hava sjálvsavgerðarrætt annars høvdu tey ikki kunna viðgera hatta uppskotið og eg haldi at vit hava brúkt okkara rætt sjálvsavgerðarrætt higartil til at útlisitera um vit so kunnu kalla tað ella útdelegera okkara okkara mandat til at stýra verju trygdarpolitikki til danmark so leingi sum vit ikki hava samtykt nakað annað tað er tað er mín logikkur og tað er púra rætt sum bjarni kárasund sigur at hetta er nógv størri enn samgongu andstøðu og tí haldi eg tað er vandamikið at ein andstøðuflokkur einsamallur tekur stig til júst hettar tí tað kann tað kann oyðileggja so øgiliga nógv í tí felags støðu sum vit annars royna at hava
tá i vit tosa um verju og trygdarpolitikk ja takk so er tað
jspurlangord ger sovælforkvinna eg vil takka biljustinussen fyri júst hasa eygleiðingina um at vit hetta er eitt stórt vandamál við akrát hesum lógaruppskotinum haldi ag er øgiliga væl sæð ogeg haldi oghaldi et tað er øiliga uumráðandi at at eisini sambandsmaður vilja eisini siga men tað øiliga umráðandi at tjóðveldið veruliga umhugsar hettar tí t eisini tá tað snýr seg um uttanrvíðspoltikk so hevur mann roynt at hingjað í løgtingið á staðið saman og tí haldi eg tað er øgiliga ov heldigt við seg samband vð hesi tjóðveldið ikki tekur ov
og trekkið eta uppskotið takk fyri hormaaðuri
ja takk biljustinussen ja takk frú forkvinna altso vit vit mugu standa saman tá vit tosa um verju og og uttan og trygdarpolitikk og tað er eisini lagt soleiðisnar í okkara stýrisskipan at skipanir skrúva solðsnar saman at vit skulu helst standa saman tí at vit bindu okkum yvir fyri útlendskum pørtum og tá nyttar tað einki at mann mann drívir partapolitikk a tí tað er for tað er forveikt og tað er forsmalt og tað er for ótrygt og tað ger tað at okkara útlendsku ella onnur lond kunnu missa álitið á okkum og og álit er tað týdningarmesta í viðurskiftum við onnur lond og tí mugu vit tí mugu vit ganga varisliga tá ið tá ið vit tosa um verjutrygdarpolitikk og uttanlandspolitikk
ja takk so var hetta liðugt so er tað næstur at røða er bjarni kárasen petersen ger so væl
eri sjálvandi nokk so keðiligt at viðgera eitt so so alvorligt og tungtverandi mál fyri einum so tómum tingsali tað er gott nokk døgurði og sovorðit so tað er tað er hvat tað er men tað sum hevur gingið aftur er at mann man hevur vilja viðgjørt hetta her nærri og nú tá mann fær møguleikan at viðgera hetta nærri so sita fólk ikki við so stórum áhuga sum sum mann kanska skuldi trúð tað er sera óheppið men tá uppskotið snýr seg altso um at staðfesta ati at tað eru føroyar føroyska fólki faroya landsstýri sum hevur onkursvegna síðsta á evsta orðið tá tað kemur til hernar og verjuog trygdarpolitikk og tað eri eg bara sláa fast beinanvegin tað eri eg púra samdur í óansæð hvøt hvat nøkur onnur lógaráseting sigur eg haldi at føroya landsstýri og føroya løgting hevur politiskt og moralst evstu ábyrgd fyri trygdina og verjuna hjá føroya fólki tað er ein politiskur aðalsetningur og tað kann gott vera at ríkisrættarlig jurða gongur ímóti tí men tað haldi eg altso er í øllum førum tað sum mann skal stremba eftir og hetta uppskotið kemur sjálvandi kanska sum ein natúrlig fylgi av málun um um radaran sum eftir ætlanin ádonsku stjórnini skal setast upp á softfelli og tað sum harmar meg so nógv um hetta her er ati vit hava lyndi til sum politikarar ikki at hugsa føroyar sum eitt statur vit hava lyndi til at hugsa okkum sum ein útaðari í einum oyndarríki og at vit altíð til ein o hvørja tíð bindað okkum til tær rammurnar sum era diskuterað út frá sum verða skaptar niðri á khristians borg tey hava gjørt eitt forliá hálva aðru milliard har sum trý hundrað og hálvfems milliónir krónur eru settar av til ein radara og vit føroyingar fara løgting um vit yvirhøvur verða spurd hava møguleika at siga ja takk ella nei takk og so liva við teimum avleiningunum sum koma av tí tað haldi eg eri øgiliga óheppin fyri tað fyrsta so er tað ikki ein givin primissa at ein radari skal setast upp í føroyum av donsku verjuni vissu vit hyggja norður til okkara íslendsku brøður so hava teir fýra so líknandi varslinds radarar sum allir verða umsitaðar av av íslendsku bjargingartænastuni og teir radararnir teir hava nøkulunda ksama kapasitet sum hesin her umrøddi radarin skal hava og tá og teir radararnir teir eru undir íslendsku bjargingartænastuni og har samskifti mann beinleiðis til eitt høvuðssæti hjá nato í týsklandi og tað er ein ordningur sum riggar væl tann íslendska bjargingartænastan er ikki serliga nógv størri enn tann føroyska teð hava einil koptara ein flúgvara og trý skip ella har aleið og so fýra radarar vørn hevði saktans kunnað umsitið ein slíkan radara um tað virkliga er so átrokandi sum mann vil gera tað til vit hava sæð hetta er ikki fyrsta dømi um at tað kemur press uttanífrá til at gberdast upp á ein ella annan hátt út frá gopolitiskum og geostrategiskum orsøkum vit sóu eitt mál í fjør um ati um telkommunikatiónsøki har sum danskari fyrst siga at tnigatiónsøki er yvirtikið til føroyskar hendur men so nakrar mánaðir seinni sigur mann tik iki tilfaldi allíkavæl vit hava broytt støðu tað er ein forvarsling um tað tann dinamikkin og tann srstrukturuin sum er í millum føroyar og danmark og hann fer at vera avitt galdandi visu vit ikki sjálv gera nakað við tað sum eg segði í áðni so haldi eg slet tiski at mann skal keypa primissuna um ati at danir fasilitera eina avtalu við natoog amerikanar og vit skulu bara leggja jørð til og siga ja takk g mangan takka á eðmenn tað eri eg settikki við uppá vis iga tað er so átrokandi so kunnu vit saktans gera okkurt í samráði við nato ella í samráð við amerikanari tað er eingin grund til at hava ein millummann við sum eitur í danmark tí einasta orsøkin til at danmark yvirhøvur kan síggja seg sum ein arktiskan stat einasta orsøkin til at at danmark fær

vit eru ein finna í einum stórpolitiskum talvi sum danska stjórnin nýtir ágóðan av og sjálvandi eisini hevur ábyrgd av og tekur avleiðingarnar av men tað eru eisini ein logiskur konsekvensur av ella for leingi seg av at vit hava ikki hava ábyrgdina sjálvur vit eru ikki von við at hugsa sum ein statur vit er iki von við at hugsa um trygdarpolitikk og tað er tí tað hevur ikki verið neyðugt fyrr enn nú maso verður ført fram at gjami vit hava ikki førleikarnar og vit hava ikki pengarnar og vit hava ikki tað ekspertisu sum skal til høvdu vit ekspertisuna tá ið fróðskaparseturið bleiv stovnað á sinni høvdu vit ekspertisuna og fakkunnleikan tá kirkjan bleiv yvirtikin tá ð vit byrjaðu sjálvin krevja skatt tá vit uppbygdu okkara egna heilsuverk hvør var ekspertisan tá tá tað kemur til tjóðarbygging so má mann byrja eitt stað og so menna tað harfrá

onkursvegna undangonga fyri at nú kunnu vit reflektera yvir og seta okkum spurningin hvønn leiklut skulu vit hava í norðuratlantshavi og í arktis nú tá ið hvørkatakið tottar í og stór maknrevaliseringin blívur størri vit hava ein gyltan møguleika og eisini eitt veg av mót sum vit skulu taka støðu til men at gyltan møguleika til at menna okkara egna at vera við og at taka ábyrgd at vera statsfólk tið eru ei ávísir politikarar sum kanska ikki ordiliga megna at hugsaðu í hasum banunum tað haldi eg sera óheppið tí at um vit høvdu fleiri politikarar sum hugsaðu teimum baðnunum so høvdu vit verið eitt heilt annað stað enn vit eru í dag tí tað snýr seg altíð um at vit hava ikki ráð vit hava ikki førleikarnar ekspertisan hon býr í keymannahavn ella í reykjavík ella í stokkholm vit kunnu einki sjálvu havi hug at venda tí á høvdinum og siga nei vit klæra at vit taka ábyrgd yvir verjuøki hernaðarøki trygdarøki og sum menna tað sum mennast skal fyri at tryggja at tað er gott fyri føroyskar borgarar og í samstarv við okkara grannalond og annars alieraðu tað hava vit førleikarnar til um vit seta okkum fyri at byrja við at menna teir so er tað sjálvandi nakrar viðurkenningar sum mann skal gera tað er tað at í krígstíð hevur tað verið so at føroyar hevur lítið av skoat sagt sjálvandi hevur mann tað tá snýr tað seg bara um hvør hevur flest tanx o sumdatar og mesilur og tað er lítið annað sum hevur týdning tá teirra internationala konventiónir ikki so týdningarmiklar longur men í øllum førum undir fræðaritíð tá eiga vit at kunna megna sørka m weskyo fiskaríinspaktión lofteftirlit eftirlit alt sum hoyrir til fyri at tryggja vernd og trygd og tá hugsi eg eisini um ktskipanir tá hugsi eg eisini um hvat fyri tilbúgving mann hevur í mun til koppseting tað sóu vit eisini dømi um nú tá ið mann skuldi til at koppseta føroyingar mann fór beint niður til keypmannahavnar at spyrja hvat kunnu vit fáa frá tykkum í staðin fyri at kanna hvat kunnu vit skaffa tað okkum sjálvi man út delegera ábyrgdina til keypmannahavnar og so sigur mann og so nýtir mann á ágáðanar mann mann vil ikki taka ábyrgdina soleiðis tað vísir seg t vera rættiliga gjøgnumgangandi og tað haldi eg eri eitt sindur eitt sindur eymjúgandi egentiliga eg vóni at so so frægt sum vit fara at atopna eyguni upp fyri hvussu álvarslig støðan er tí at radarin er bara ein av mongum líkasum forvarslingum sum hava verið um at vit eru ein vegamóti har sum vit antin fara at taka sækjirnar eygnar hendur og samstarva við okkara grannalond og okkara at djeraðu ella fara vit onkursvegna innlitm á okkum fult og heilt inn í eina skipan sum er langt uppi yvir okkum sum tekur allar avgerðir okkara vegna tað haldi eg at politikarar í dag mugu reflektera eitt sindur yvir og framhaldandi tá vit fara at viðgera radaran víðari eg havi ikki so ræðuliga nógv at leggja afturat eg taki fult og heilt undir við hugsanum í í hesum her uppskotinum og og og og uppskotunum sjálvum er næstan forn harmar um eg ikki komin við uppskotinum áðrennmen tað tað tað tjóðveldi skal í øllum førnu vita at tað var mín fulla stuðul og fulla stuðulin hjá framsókn tí at er ei ræðuliga átrokandi mál og og eg stúri virkliga fyri tann tornu rósusvøvnin sum er í tinginum ímillum fólkinum tá ið tað viðvíkur slík mál sum uttanríksviðurskiftir hernaraviðurskiftir trygdarviðurskiftir og sum
takk fyri frá fólkanum ja takk her vóru nakrar viðmerk
mrkingar beintaløga jacobsen ger sovæl ja takk fyri frú forkvinna ein sera góð røða hjá bjarna kárasini eg haldi tð er gott at hoyra eini tingmann sum tosar um at vit skulu byrja at hugsa sum ein statur tí hví gera vit ikki tað og eg fegnist um at ein tingmaður sum sigur at vit skulu byrja at hugsa sjálvur taka støðu sjálvu í staðin fyri at bíða eftir hvat ein ella annar danskur ráðharri sigur um tey siga um føroyingar siga nei so góðtaka vit tað sigur sambandsflokkurin at danir siga hví skulu vit yvirhøvu góðtaka tað íslendska modellið sera áhugavert ísland hevur jú ongan her men kortini so megna teir at reka fýra radarar so eg hugsi at spyrja hvat heldur bjarni kárason hvussu kunnu vit byrja at fáa bæði løgtingi og føroya fólk at hugsa
sum eitn statur takk fyri
ja tak bjarni krasom ja takk fyri spurningin til beint løgu tað er sjálvandi vit eru ikki serliga forvand í at tosa um hesi tingini tí tað hevur ongantíð verið okkara borð tað eur ongantíð verið í okkara ábyrgd og harvið so hava vit ikki ta stóru tilavingina til at hugsa so nógv um tað við se avgerðirnar og og allar allar analisirnar verða gjørdar og tiknar í kristians borg ella keypmannahavn ja men veit bátur ha men spurningurin ein spurningur er tað er hvørs radarin skal vera nakað sum løgtingið skal taka støðu til tað haldi eg tað t bæði í tinginum ímillum fólkið eri ræta stórur meirilutir fyri eg helt at tað var ein sindur sigandi viðmerking hjá bárðastei nielsen g løgmann og útvarpinum tá hann sigur at hann hevur fingið upplýst at føroyingar hava tað síðsta skulda sagt í hesum málinum hann sigur ikki sjálvur at vit skulu hava ta síðsta siga í hesum málinum tað er eitt sindur sigandi fyri meg ø men so er tað sjálvandi málið um radaran sjálvu danir hugsa ikki um hvat fyri deplomatiskar og handilspolitiskar avleiðingar tað farð fyri føroyar fyri ikki at snakka um trygdina hjá okkum føroyingum meðan seta ein radara upp tað eru nørir nakrir heilt aðrir onnur ting ið spæli fyri donsku stjórnina tí er tað so ræðliga viktigt at vit sjálvir taka ábyrgd tí vit mugu liva við ábyrgdina og við i
um av hvørja avgerð vit nú einaferð taka ja takk so er tað ruth vang ger so væl
som petersen helt eina sera góða røðu og vísti á at henda støðan vit eru í í dag viðvíkjandi einum radara er jú avleiðing av eina aðrari støðutakan sum vit ongantíð hava tikið í mun til okkara egna sjálvræði og eisini vísti bjarni kárason petersen á ítøkiliga hvussu tag vit saktans høvdu kunnað tikið ábyrgd av hesum økinum og óðansæð hvussu lægnan verður á hasum radaranum so vóni eg at hetta kann gera føroya fólk meira meira tilvitað um okkara støðu og hvat ið skal til fyri at vit kunnu taka avgerðir sjálvi sum gagnar
føroya fólki takk fyri
jarniassengersætakk fyri frú forkvina ja íkravt av at hernaarmál er nakað sum er danskt danmark hevur eina langa søgu í í eina langa militerað søgu teir hava bæði viði kríggj ímóti týskarum og fransmonnum og sviðum og russarum og hvat veit eg teir hava eina siðvenju innan fyri hetta her og teir eru eisini ein ein ein aktørur í í europa og ví verðina og tá er ikki at siga til at at aðrar tjóðir fara til keypmannahavnar tá ið teir skulu samráðast um hernaðarmál og trygdarmál tí at tað er har sum ekspertisan er ter har siðvenjan er vit eru egentliga bara í periferiuni av einum donskum ríki eg vil ikki ordiliga keypa hasa promissuna eg haldi at vit skuldu byrja av nýggjum eg haldi tað tað að soleis ómitlubars haldi eg tað besta hevði verið tað var at skrátta tilboðið frá danskaranum um ein radara og so settu vitfingu vit kontakt við amerikonskum stjórnunum spurdi hvat er tað sum er so átrokandi kunnu vit vera til hjálpar og so taka vit støðuga harfrá tí at tað e vit sum koma at liva við avleiðingunum við at velja síðu og vit sum velj
ja vit sum liva við avleiðingum um trygdarpolitiskt vissu vit vissu vit fáa ein rata ja takk næstur at røða er siri stenberg ger so væl
eg haldi hetta málið er rættiliga einfalt tað snýr seg faktiskt bara um hvør ið tað er sum kann taka avgerð um hvat hendir á føroyskari jørð føroyskum sjógvi og loftrúmi tað kennist rættiliga meira kottt at uppliva at skula lesa og hoyra í útlendskum miðlum at nú er semjagjørd á fólkatingi um fígging til at seta ein radara upp í føroyum okur øll sum eru vald at umboða føroa fólk okur ána einki okur hoyra bert í miðlunum hvør ætlanin er upp á tann mátan kann mann siga mann verðar viðgjørdur sum gestir í egnum landi okur vita ikki um hvat samskifti hevur verið um málið við hvønn ella nakað sum helst og eg var nokk ein av teimum sum eisini setti meg niður at hyggja eftir einum tíðindafundi úr fólkatinginum fyri at blíva upplýst um hvat hendi í føroyum og tað er ein púra absolugt støða sum eg ongantíð roknaði við at uppliva eg haldi ikki heftirett rætti máti av landsstýrinum at arbeiða uppá og eg vil siga at í í orðaskiftunum í dag hevur landsstýrið verið fráverandi tað hava statvekk møguleika at koma inn og siga sína hugsan tað hava tey so ikki brúkt enn eisini at koma inn og svara teimum spurningunum sum eru reistur sum okur ikkihava fingið svar uttan iva er tað eisini nakað í hesum her málinum sum er fevnt avtrúnaði tað er tað tá tað eru slík mál men okur hava eisini frætt at uttanlandsnevndin hevur kent seg hildnan uttanfyri í hvørsfall ein partur av henni og tað hevur verið kallað inn í samráð og at mann hevur lopið tað stigið sum var ráðførslu um hvørfall frá byrjaðni av og tað er alnars nakað sum er ásett í okra stýrisskipanarlóg men okur hava eisini fingið at vitað alment at trygdarráðið hevur viðgjørt málið hvat tað er so er so fyri eini stødd tað veit eg ikki men tað følir sum um at løgtingið ella fólkaræði upp á einannan máta er hildið uttanfyri og tikið av ræði tað má eg siga men í dag er tað so upplýst hvørfalla tveimum samgongulimum at hetta er ikki ein hernaða raddari hetta er ein eftirlitsradari og eg kundi tonkmær at vita hvar mann hevur ta vitanina frá tí tað er so hvørfall ikki vitan sum okur onnur vanligi deyðiligi løgtingslimir hava fingið tí okur hava ikki verið við í nøkrum okur eru vald til at taka avgerðir vegna føroya fólk og eisini til at verja føroysk áhugamál og tað haldi eg faktisk at øll hendan her prosessin hevur hevur gjørt seg inná tað er eingin ivi um at tá hetta setir okum í eina øgiliga trupla støðu alt málið sum tað er bæði fólkaræðisliga handilsliga og kanska eisini hernaðarliga so her eru nógv ting sum átti at verið handfarið øðrvísi tað tað begenti einaferð í heyst tíðliga heyst ella í summar at mann merkti at her var okkurt á veg og hetta líktingsmálið sum okur viðgera nú er latið inn til løgtingið eina fyrði hálvan desembur so tað er ikki soleiðis at tað plussliga eg latið inn nú tí at hetta her tilboðið er ella henda semjan er gjørd á fólkatingi men ígjøgnum langa tíð so vur mann eisini merkt tað at tað er øktur áhugi fyrr í føroyum man segra og hoyrir tað næstan dagliga áhugin fyri arktisk kann økjist og okur vita sjálvandi tað at okur hava eina góða strategiska plasering og okur vita eisini tað at tað eru føroyar og serliga grønland sum ger tað at danir yvirhøvur fáa ein eitt pláss við arktiska borðið tað eru stutttíð síðan okur yvirtóku sjókoyrst myndugleikan tá bleiv ein eitt øgiliga stórt mál í sambandi við tað hvar ið ið trygdaroghernararpolitikkur kemur inn tað blei vitt stórt ein stórur knútur við danir at hvussu fekk mann loyst akkurát tað í tí yvirtøkuni okur hava upplivað eisini nú innan fyri tað síðsta árið at mann eisini frá danskari síðu hevur sagt tað at teliøkið skal vera trygdarmál tað hava eisini verið røddur framútsmál snakkað um eina

ella kadet í føroyum okur vita eisini tað at flogfør flúgva úr føroyum sum okur ikki kenna til so her eru heilt sikkurt nøkur ting sum sum rør upp á seg sum okur kanska ikki eru nóg væl upplýst um tí okur ikki hava ræði á okkum sjálvum og tí eru til dømis tað at fáa loftrúmið á føroyskar hendur nakað sum henda ongantíð for skjótt tað hava eisini verið ymiskar útmeldingar frá landsstýrisfólkum um hetta her málið ítøkiliga málið og tær tær útmeldingarnar eru í eysturvest ein sigur at tað verður eingin radari í føroyum uttan øroyk føroya samtykkja og ein annars sigur at ein radari kemur óðansæð so tað eri ikki so nevnt hjá okum at navigerað í hesum erikaosinum eri nokk so samd við bjarna kárasson sum var her uppi og segði tað at okur eru ikki von at hugsa sum ein stator ella sum ein sjálvstøðug hjáóð ø og tá ið mann ikki vanur at hava teir tankarnar og vanir at taka ábyrgd so verð h tað eisini nøkur øki sum okur slepti iki viðgera tí at onnur taka tær avgerðirnar fyri okkum og okur vita gott tað at við ábyrgd som kvestist eisini viti og mann fær altso mann verður mann verður klókar upp á allar mátar og mennist av at taka ábyrgd og tá ið okur hava nøkur øki sum eru so týdningarmikil sum okur slettiski hava ábyrgd av sjálvi so verða tey øgiliga lítið viðgjørd bæði alment men eisini her inni og tí er tað kanska slett ikki okur slettikki altíð nóg væl upplýst til yvirhøvur ati viðgera tey málini og tað haldi er ein stórur báði fyri føroyska samfelagið og sjálvandi taki eg fult undir við at okur hava fult ræði á øllum økjum vist mann fylgir við eisini í í miðlunum so er øgiliga lítið av ttanríkispolitiskum tilfari ofta frammi og tað er kanska nettupp partur av tí sama tí okur hava ikki ábyrgd av tí vitað for lítið um tað tað einasta okur hoyra og á tð vissegokkurt væl er í útlondunum so sum mán viðger øgiliga lítið uttanríkispolitikk sæð ígjøgnum føroyskar brillur hvussu er er støðan hjá føroyum í mun til úll tey málini og tað haldi eg er ein eran mangul eg haldi hattað er sskeivt at brúka hetta her álvarsmálið sum um at tað snýr seg um um mann skal velja um mann vil vera partur av ívesturheiminum e ikki tað er ikki tað málið snýr seg um tað snýr seg um hvør er tað sum skal gera av hvat hendir í føroyum og tað er eingin ivi um míni sál um at tað er tað bara føroyingar sum skula gera av okur hava eisini hoyrt tað hevur eisini verið alment frammi at usa hevur boðað frá at gjaldi til natu skal hækka og sjálvandi kann mann ikki lata vera við at tonkja tann tankan atdanir sum kunna betala afturfyrr pl íføroym og grønlandi tað hava okur jús sett fyrr hetta uppskotið er eina uppfylging upp á tað sum løgtingið annars hevur staðið saman um at føroyar ikki skal brúkast til hernaðramál og at tað er sjálvandi í føroyum at avgerðarrætturin altíð liggur til at taka støðu um hvat er best
fyri føroya fólk og fyri føroyar takk fyri ja takk og er onkrar viðmerkingar
eintaløga jaccobstaðni ger so væl takk fyri frú forkvinna eg haldi at tað er eitt sindur hugstoytt at hoyra eini tinglim siga at hon visti einki um hetta málið og tí mátti hon seta seg at hyggja eftir einum tíðindafundi eg hugsi eti spyrja sigur segmer hvat heldur hon um at løgtingslimur og føroya fólk einki fara at vita meðan fólkatingslimur danskiráðarar og danskir miðlar tykjast at vita alt at føroya fólk og løgtingið man seta seg at hyggja eftir einum tíðindafundi hjá einum donskum ráhara fyri at fáa nakað at vitað um hetta her
málið sum er so umráðandi takk fyri frú forkvina
ja takk siristenberg ger so væl takk fyri frú forkvinna ja eg má siga at tað er ein øgiliga undarlig kensla at verða valdur at føroa fólki til at umboða fólkið til at skula tendra fyri fyri kanalini í fólkatinginum fyri at fáa at vita hvørjar semjur mann hevur gjørt um føroyar tað haldi eg ikki hoyrir heima í einum fólkaræði tað má eg siga tað er onkur plagdi at siga langt úti men
hetta er so langt úti sum tað kann takk fyri
ja takk edvar jacobsen ger sovæl fyri frú forkvinna eg vænti at sirurstenberg heg eg kom at hoyrt um hent á raddaran sjálvt um hon ikki sæt og hugti eftir tíðindasending hjá donskari sending men tað er so tað so tað kann mann so altíð gera tað sum eg festi meg við tað er tað at við ábyrgd hvessiskt viti og sjálvstøðug tjóð og so hevr tað verður sagt at vit sová teirnu rósusvøvn om mann burdi tikið kjakin egnar hendur tað er bara eitt sindur spell at mann altíð skal aftur aftasta bonk fyri atfinna útav at mann burdi ver ein sjálvstøðug tjóð nú hevur tjóðveldið sitið í fýra heili ár í samgongu ikki hoyrdi nú sat teg uttan fyri fýra ár ikki hoyrdi g eitt tað einasta orð hvørki um minkandi blokk illa størri sjálvræði eg veit tað verður sagt at tað var í samband við javnaðarflokki men so mikið av av makt og kraft burdi verið í tjóðveldsflokkinum at mann ikki altíð skal býa inntil mann kemur aftur aftasta bonk og so fer man aftur at snakka um at vera sjálvstøðugt eg haldi tað betri at stýra tá ið mann heldur í
takk fyri frú forkvøldi
ja takk siristenberg ger sovæl takk fyri frú forkvinna ja eg haldi at av tí at edvar jacobsen ikki kanska var her í seinastu seti so hevur hon kanska ikki fingið við at nøkur ting bleiv gjørd blokkurin bleiv frystur har hann hevði verið prístalsviðgjørdi frammanundan hann burdi verið lekkaður til nakað annað men eg var í hvørfall tann sum tók yvir trý málsøkir og tað var langkortri og sjókorti og familjurættin so okkurt hevr gjørt men tíverri so vóru okur í eini so ringari støðu at tá ð okur yvirtóku familjurættin sum er eitt stórt øki tá vantraði øll tann andstøðan sum var tá út tí tey vildu ikki kennast við mál
so har stongur einsamøll takk fyri ja takk næstur at røða er beinta løgu jacobsen ger
ræja takk fyri frú forkvinna løgtingið má virða seg sjálvt og føroya fólk tað er tað ið hetta her málið snýr seg um vit frætta gjøgnum útlendskar miðlar at danir ætla at seta ein radara upp í føroyum føroya fólk og føroya løgting vita einki um hetta vit mugu bara seta okkum at lurta eftir útlendskum tíðindafundum og útlendskum ráðhorrum og útlendskum miðlum fyri at fáa meira at vita frú forkvina danir plaga annars altíð at tosa um liði til at ei parta og jevnbu partar men sambært orðabókini so merkir orðið liðugt til at er tað merki javnstøða og jøvnburdi tað merkir at vera javnur ella javnborin men er tað javnstøða tá føroya fólk og føroya løgting frættir um málið gjøgnum ítlendskar miðlar hetta uttan at føroya løgting og føroyafólk yvirhøvur havt høvur til at viðgjørt hetta málið sjálvandi er tað ikki javnstøða so kann eg leggja afturat at eg havi so ikki fingið nakra avtalu sum løgtingsfólk eva leita mær han fram sjálv at tey sum vilja síggja hesa her avtaluna hjá donskum flokkunum tey kunn fara undir føroyanevndina hjá danska fólkatinginum tí har liggur hon har kan mann so lesa hana men frú forkvinna hetta málið snýr seg al seg ikki um hvørt ein radari skal setast upp í føroyum ella ikki hetta málið snýr seg um at tað eru føroyingar og føroya løgting ið skulu geva loyvi um ein radari skal setast upp tað skal eingin fremmantur gera tað av hugsið tykkum um ein granni nú bara at fara at seta eina parabol í urtagarðin hjá tykkum uttan at spyrja tykkum um loyvið høvdu tit funnið tykum í tí eg trúgvi ikki harra formaður eg hugsaði við loyvi frá forkvinnuni at lesa eitt stutt brot úr einari endurgeving hjá einum
sambandsmanni á miðlunum núvarfyri ja ger sovælog hesin her sambandsmaðurin hann sigur einari roynd at verja danir og og í endurgevi og um danska stjórnin sigur nei so verður tað onkur annar sum tekur avgerðina yvir høvdinum á teimum sitatslutt og akkurát hatta haldi eg er ein frálík grundgeving fyri hví tað er púra óneyðugt at hava danir sum eitt millumlið vit vita øll at millumlið tey durka altíð vøruna og sum sambandsmaðurin sigur so gera danir ongan mun tí um danir siga nei ja men so verður tað kortini til eitthvørt sama hvat danir siga og tí eigrta sjálvsagt at vera føroyingar og føroyar ið eiga samráðast so eiga vit avgerðina umframt at vit fáa inntøkur og arbeiðspláss frú forkvinna nú danirum eg somum at siga kreista ein radara oman yvir okkum so ætla tey eisini at danska vinnan skal fáa ágóðan av hesum tí tað síggja vit í hesum her sáttmálanum sum tit finna undir donsku føroyanevndini men har má eg siga korta nei tað er føroyska vinnan tað er føroyska arbeiðsmegi og tað er føroyska samfelagið ið skal hava ágóðan av hesum um tað verður til nakað vit hava hoyrt um tað íslendska modellið íslendarar reka fýra radarastøðir íslendarar hava ongan her tey tey reka her og tey fáa inntøkur av tí eisini sjálvandi klára vit tað sama sum íslandi altso føroyska vinnan skal gera arbeiði føroyingar skulu manna arbeiðsplássini og allar inntøkur skulu koma føroyum og føroyingum til góða harra formaður vit mugu ikki bløva við at finna okkum í hesum framferðarháttinum hetta snýr seg ikki bara um ein radara hetta snýr seg um virðing og um sjálvsvirðing føroya løgting og føroya landsstýrið kunnu ikki hava so lítla virðing fyri føroya fólki og sær sjálvum at tað bara verður góðtikið at eitt fremmant land og ein fremmandi áritaka avgerðir sum føroyingar bara frætta um gjøgnum ítlendskar miðlar føroya løgting er valt av føroya fólki virðingin fyri løgtinginum sigur eisini nakað um virðingina fyri føroyingum góðtaka vit hesa framferðina frá dønum so góðtaka vit eisini ta vantandi virðing ið her er talan um so frú forkvinna løgtingið má virða seg sjálvt og føroya fólk takk fyri frú forkvina ja takknæstur at røða verður heðin zachariasen ger so væl
fyri frú forkvina til viðgerðar eru hetta her uppskotið frá tjóðveldi í sambandi við radaran sum sum talan er um at fáa sett sett upp í føroyum ogvit hoyra um at tað er ein eftirlitsradari og síðani verður tað tosað um ein hernaðar radara og lat meg siga beinanvegin at tað er eingin ivi um at ja nú hava vit sjálvandi havt okkara framsøgumann í hesum málinum og eg haldi thann greiddi eisini frá støðuni hjá flokkinum men tað er væl eingin ivi um at í føroyum rtað vit í vit í føroyum sum skula siga hvat skal gerast í føroyum so skal ein radara setast upp tað verður sæ eftirlitsradari til hernaaradarar so er tað løgtingið og fólkið sum skal avgera um tað verður gjørt og eingin annar vit hava eisini sæð og hoyrt at landsstýrismannin hann hevur verið í fjølmiðlunum og tað hevur verið ein kritikkur um at málið ikki hevur verið í uttanlandsnevndini frá byrjan men sjálvandi er tað soleiðisnar at tá ið ið hendan her ætlanin er gjørd so hava teir sett so nógvar pengar av til at gera hesi viðurskiftini í føroyum og tað sama vi grønlandi og tað sjálvandi kunnu tey gera men tað hevur eisini verið greitt boðað frá frá frá ministarnum í danmark at hetta verður ikki gjørt soleiðir uttan at føroyingar sjálvir siga ja til at tað verður gjørt eg eri púra samdur í tí at tað virkar ógvuliga løgið at at mann skal kunna hoyra um hettar ígjøgnum miðlarnar í danmark og at hvat skal henda í føroyum og tí haldi eg sjálvur at málið kanska er byrjað skeivt tað skuldi sjálvandi verið soleiðisnar at tað bleiv forhandlað við føroyingar fyrst og útfrá tí so skuldi málið verður lýst og pengarnir settir av eftirtí men sjálvandi tú kanst sjálvandi fara inn og seta sigur hetta er tað yvirorðnaða og hetta er teir pengarnarsum vit ætla at brúka í føroyum treytað av vit fáa loyvi til tað og út frá tí eitt annað sum er tað virður tosað um hetta her eftir einum eftirlitsradari og hegavrhug at spyrja hvat er munurin á ein eftirlitsradara og ein hernaðaradara altso ein radari er væl ein radari sum sum so ella so skal fanga ta ferðslu sum gongur ígjøgnum økið og eru í økinum og tað verður eisini sagt at at tað eru nakrir vinklar inni í tí føroyska loftrúminum sum mann ikki sær til dømis mann sær ikki ta sevilu flogførini og so víðari tað ljóðar eitt sindur løgið men tað ið tað verður sagt so máman sjávandi ganga út frá at tað er so men tað ljóðar faktiskt eitt sindur løgið og upp á einelannan máta so haldi eg sjálvur eisini at tað er eisini umráðandi fyri okkum føroyingar ati at vísa at vit eru ein partur av vesturheiminum vit skulu velja sor ella so hvar vit heivra heima og og og og tosa mann um at fara í kríggj og sovíðari so eru ongar mannagongdir verða ongar mannagongdir brúktar tað verðu allar settar til síðis og og so verður tað ta gjørt sum hvør einstakur ynskir at ella ey teir partarnir sum reglulig er tað tveir partar sum fara ímóti hvørjum øðrum og tá trúgvi eg taðhevur mann áhuga fyri føroyum tá so kemur mann so smekkar mann radar upp og tað trúgvi eg kann gerast ógvuliga skjótt visi tað er neyðugt vit sótu ta sjálvandi eisini í samband við i flogvøllinum tá tí tað var so at út frá tí er val eingin ivi um at og so hevur tað eisini verið tosað um hetta við at seta ræddara upp aftso hvat kanst tú fáa burturúr tí man tosar um egs og fríhandilsavtalu og og handilsavtalur og sovíðari so víðari so hetta er øll ting sum mann eigur absolutt at taka við men eg haldi at føroyingar sjálvir ella føroyingar sjálvir skulu avgera um loyvið skal verða setað á radara upp ella ikki og so hevur tað eisini verið frammi g haldi billiustinsa mer inni á hesum her at við at koma við einum sovorðnum uppskoti um tað ikki var verri fyri støðuna hjá føroyingum tí mann hevur jú verið samdir um atløgtingið hevur verið samt um at føroyar skal ikki vera ei hernamarmál sum so og tí skuldi tað faktiskt verið púra greitt tað dugi ikki at meta um men men eg haldi sjálvur at og vil eisini markera at eg haldi tað er umráðandi at vit í føroyum avgera sjálvur hvat skal verða galdandi í føroyum og at skal radar setast upp so er tað vit í føroyum sum avgera tað men eg haldi eisini at tað er kanska ein fyrimunur at fyri okkum føroyingar at at vísa hvar ið vit hoyra heima hernaðarliga altso hvør partur er av tí eg veit eisin tút hevður sagt at hetta uppskotið hevur einki við tað at gera menfrú forkvina tað er væl eingin ivi um ati at eg haldi uppskotið út frá tí er gott tí at sum tað sigur at tað er vit í føroyum sum avgera
hvørja avgjør skulu takast í føroyum takk fyri ja takk har var ein viðmerking
ten rasmussen ger so væl takk fyri ja eg hugsi eisini um hettara er at ta tað er sjálvandi vit í føroyum sum taka hesa avgerðina og og eg haldi eisini hetta var sjáldsamt at danir meldaðu út sum teir gjørdu at teir hødu gjørt einra semju og í hesi tingini men eg haldi hinvegin eisini at tað er løgið sum tað ljóðar frá andstøðuni her altso fyri mær ljóðaðr ta eitt sindur sum at at tey hóva at koyra skyldini yvir á landsstýrið at at danir melda út tað haldi eg raltso øgiliga umsjálvt sum eg haldi at at tað var púra óneyðugt av dønum at at melda hasi tingini út áðrenn mann hevur sagn

sacariasen gersoæltakk fyri øh eg eri púra samdur við una rasmussen í tí at at eg haldi heldur ikki at landsstýrið sum so hevur ábyrgdin av tí ella landsstýrismaðurin hvar ið mann kan siga ministarin í danmark kemur út við einum boðskapi men sjálvandi tað bleiv lagt tað í tí í tað at at mann var positivur frá frá føroyskari síðu og sovíðari so víðari og tað haldi eg sjálvur er heldur ikki nakað løgið í tað fólk om tosa við einum at mann mann sigur at hatta sjálvandi skal mann viðgera við væl vild og og og út frófti vinklunum men hvat støðan er tað haldi eg eisini at landsstýrismaðurin hevur púra greitt sagt at tað verður løgtingi sum kemur at avgera tað og a a tann boðskapurin haldi eg hevur verið rættiliga greiður so at út frá tí eru vit púra samd eisini í í hvussur í í í samgonguni og í fólkaflokkinum við landsstýrism
tann um tað at tað er løgtingið sum avger tað takk fyri ja takk beinta løgu jacobsen
og hann er ein viðmerking eisinitakk takk fyri frú forkvinna takk fyri eina áhugaverda røðu heðin zachariasen eg hugsi at spyrja nú sigur heðin zachariasen at landsstýrismaðurin traðkar til føroya løgting sum skal taka tað endaliga avgerðina onkur sigur so at tað eru føroyingar sum skulu spyrjast so eg hugsi at spyrja heðin zachariasen um hann veit at verður hetta málið lagt fyri løgtingið ella verður tað landsstýrismaðurin skal siga ella verða danir sum bara taka avgerðina tað sum eg kanska mest spent um at hoyra tað verður hetta lagt
fyri føroya løgting takk fyri frú forkvina
ja takk heðin sakariasen ger so væl takk fyri nú er mann ikki ein partur av uttanlandsnevndini so eg veit ikki hvat er gingið fyri seg har og eg veit heldur ikki um tað verður lagt fyri eg gangi út frá tí at skal hetta gerast so gangi eg út frá tí at mann leggur tað fyri løgtingið tað gangi eg út frá og so tekur mann tað har frá so at men so sagt eg gangi út frá at at sum beinta løgur var inni á at sjálvandi er tað so sigur mann føroya fólk ja føroya fólk hevur so valt løgtingið til at umboða seg so eg gangi upp frá tí at skal tað taka sær ein avgerðsvørda løgtingið vegna føroya fólk sum tekur tað avgerðsvørda
gerðina um tað skal gerast ella ikki takk fyri ja takk næstur at røða er hendrik old ger so væl
ja takk frú forkvinna nú hevur okara formaður sagt ella støðurvat javnaðarflokkurin hevur og tað eri eg samdur í men eg havi onkur onnur ting av egnari indressu um ikki akkurát so nógv flokspolitiskindressur menn av øðrum inderessum at gera nøkur ting ella tosa um nøkur ting í sambandi við tá ið tað kemur til sum erópa tæð fyri verju mál at at mann hevur ein radarastandandi og tað kann mann nokk eisini koyra tað undir øh men tað er hetta her við hendan her veikleikin hjá okum í føroyum við tíðini okur hava tað sum tað sum okur hava tað er at tað tekur øgiliga tíð at taka eina avgerð okur fingu at vita at jenisarana hevur verið á fundi fimta fimta august við við við træinri rammussen og so er um radaran og somfelli og jenisarana sigur har at vil nú oreenteri baklandet oreenteri baklandlit og eg gangi út frá at baklendi tað má vera løgmaður tað er eingin ivi um tað nú nú hovur hoyt hon var verjuráð sum jørgun niclasen skal verða líkasum ein av álitini so tað kann mann so diskutera hvussu tað fer at spæla av upp á tann eina dagn men sama ger og tað sum eg ikki skilji í ordiliga at løgmaður hevur sitið upp áaftær á síðan augustmánað tað eri altso sjey mánaður síðan og løgtingið hevur statvek ikki sagt nakað um hetta her hetta uppskotið ikki eitt orð um at mann frá løgtingsis síðu skal siga ja til i radara eg la ikki siga jeg og vist mann hugsar um tíðina í í tað draga iseg um í hernaðum máli so so tosar mann ikki um hálv og hili ár mann tosar um tímar avgerðirnar skulda takast innan tímar og enda minni enn tað til tíðir hjá teimum sum hava til uppgávu at verja hendan partin av heiminum sum okur búgva í tað fáa ikki altíð so øgiliga langa tíð at umhugsa seg í tað sóu tái tá ta seinna kríggið var tá hevði okur ikki serliga nógva tíð tað var um reppið at okur komu í tann skeiva leypin øh eg skilji ikki at løgmaður ik h antur komið eitt vena uppskot í løgtingi el hevur fungið oreentering í uttanlandsnevndini her er tað o tað kanska tann keðiliga støðan hesi ferð ar nú er bæði formaðurin í uttanlandsnevndini og landsstýrismaðurin g uttanríkismálin í sama flokkium tað er nakað nýtt sum mann er funnir upp á nú at brúka ellas hevur mann havt passað øgiliga væl upp á í tingunum at mann hevur havt skilt tey tingini at okur hava okkurt annað tilfat e eisini av av tí hesu ferð men lat tað so hara men at mann í sjey mánaðar hevur havt hetta her hesa vitanina og tað er einki komið til løgtingið og tað er einki hent í sambandi við uttanantsnendini síðan fimta august og so havi eg hoyrt um at onkur sigur at longu síðst í nítian hevur hevur orjentering verið frammi um ðstutta aftaná og so eta hitt skal løgtingið taka støður fínt ongantíð beturi tekur støðu men men altso tað má henda innan fyri eina rímiliga tíð og eg trúgvi einki upp á at ein nato sama slutningur skal sita og bíða í sjey mánaðar til mann hevur tikið støgu til tann eina radarin tað er tað er siggurt ein ein ein rúgva av radaranum sum skula setast upp visti mann skal hava eina rímiliga verju øhokur hava sett okur hava jú summi siga at okur ikki limir í nato men men tíbetur haldi eg at okur eru í tí í tí felagsskapinum sum sum teir grannarnir sunnanfyri hava eftirlitið við okur sóu e tann annan august í nítjan hundrað og hálvfems tá leyp irak saldam hor sein á hvø wite og tað gingi eg bara nakrir tímar so svaraði natu aftur og tíbetur bleiv úrslitið tað at ja jg okur kenna tragediuna alla sum hon var men men men menaltso mann snakkar um og tað haldi eg tað farliga við hesin her at uppskotsetararnir siga at hetta er eitt bombumál altso tað at føroyar blíva et bombamál tí an radara stendur persandfersli so kann mann siga í tey hálvtrýss árini radaranu stóð har hví blaðir fann ikki bombavur hví bleiv an ikki bombaður øll tey hálvtrýssárini vestan var ei so eftirtraktað bombumál tað kann mann so diskutera og skuldi hann verið settur upp har har er eingi har eingin gras á eingin jørð il at fora nevna

iðrakrígnum at amerikanarnir skotið eina rakett mitt í golfinum mann sá tá imo fór upp bleiv skotur upp mitt í golfinum hon fór tvørtur yvir hvøn veit inn í garasjuhurðina hjá saddamporzein í dagdati altso mann kann skjóta eina rakett úr golfinum inn ígjøgnugaradsjogurnagjógnu ger so væl og so sigur mann at førloya bombamál tí at eitt radara stendur uppi á samfelli hvussu kann mann skjóta so langt við síðuna av og skrekkja fólk til til avlívis at at pástanda okur blíva eitt bombamál at at kokur eru ein partur av einir verjuskipan okra øll okra allar okra ungdómir fyri glasir og miðnám og suðuroynni ág kambsdali o aðrastaði kan sleppa frá at fara hertænasti tey lesa víðari eitt heilt ár meðan okra grannar funnafyrði munnu senda síni ungu fólk
í eina herdænastu fyri at verja henda parturin av verðinum sum okur liva í sum eru ein farligur partur at vera í forsklutin heldur tað kemur eisini anboð um radarin hevur nakrar garasjur ella ikki takk fyri ná men eg taki eg fyri hvatíð næstur at røða er bjartsamaður
ger sovæl takk fyri frú forkvinna hetta er eitt álvarsmál við viðgerð í dag hetta er eitt uppskot til samtyktar sum kann mann siga vær nokk so væl teima í mun til ta kjakið sum tók seg upp í í farnu viku men uppskotið sigur so at tað er eittans er føroya fólk og løgtingi sum hava avgerðarrætt í hernaru trygdarmálinum í føroyum og tað vóni eg at tað ber til at standa saman um óansæð hvønn politiska lit mann annars hevur ja tað leipti hvøkk á fólk í føroyum tá ið mann knappligar gjøgnum miðlarnarfrættir at fýra hundrað milliónir verða settar av í danska fólkatinginum til at byggja ein radara í føroyum og eg eri eitt sindur líka glað við um tað eitur herna radari ella eftirlitsradari takið gongur út uppá eitt sjálvandi verður ein slíkur radari brúktur í trygdarmálinm í hernamál eeg fylgdi við í fekk ikki handan tíðindafundin við hjá tinu bramsen men men tað sum sum neit mær eitt sindur tað var hetta her við at her hava danskir flokkar siti og samráðust um nakað sum skal byggjast í føroyum sum snýr seg um so álvarsom viðurskifti sum hetta tað haldi eg ikki hoyrir heima nakrastaðni og eg fylgdi eisini við í grønlandi í grønlendsku tíðindunum har har hetta eisini hevur verið frammi og tað haldi eg vera eitt sindur løgið at tað er tann vegin mann mann frættur hesi tingini eg kundi hugsað mær harra formaður frú forkvinna at løgtingið nú fekk eina trygdarnevnd altso fekk antli víðkaði uttanlandsnevndina til trygdarnevnd ella at at mann gjørdi eina eina trygdarnevnd sum var kanska enn meira eg veitikkhvatmann skal siga altso sjálvandi uttanlandsnevndin hevur sínar reglur sum er eitt sindur øðrvísi enn aðrar nevndir meðan hendan trygdarnevndin eigi átti so at kunnað verið so mikið ella skipan í slíkan hátt at hon kann viðgera mál sum eisini hava erið erið trúnaðarmál á høgum støði og hví sigur tað jú tí at eg haldi at vit muga til at skøða okkum betri vit muga til at verða betri til at viðgerða hesi málini og bara tað at mann hevur hug til at skjóta het her upp á glens um standa og tosa um at ja men nú roynir mann at forskrekkja fólk og eg veit ikki hvat nei tað ger mann ikki mann sigur tað sum eitthvørt parlament eitthvørt fólk eigur at siga eitthvørt land eigur at siga at slíkar avgerðir varðra sjálvandi ikki tiknar uttan at tær verða viðgjørdar í tí tinginum sum fólki føroyum hevur valt til at viðgera síni viðurskifti tað gleðir meg at landsstýrismaðurin í uttanríkismálinum er her og eg eri ógvuliga spent á hvat hann fer at siga tí ati eg ivist onga løtu í at jens arana eisini vil hava tað soleiðis at føroyingar eru tey sum taka avgerðina g tí hevurhann so eisini sagt í miðlunum ógvuliga greitt men eg vóni eisini at hann er samdur við okkum í at tað er løgið at løgtingið er fullkomiliga uttanfyri altso at vit skulu sita og frætta tíðindini í í miðlunum tað er ikki rætt og eg skilji væl at at atvernd ella trygdella hvat hser hervnað mál eru verður mett sum ikki yvirtikið økið men hetta snýr seg um at byggja ein radara í føroyum og tí kundi eg hugsað mær vis landsstýrismaðurin hevur møguleikar fyri tí at hann kann siga nakað um hvussu hann sær fyri sær at mann kann styrkja vitanina og um kompetansina til at viðgera tílík mál í hesum háttvurda tingi og eg havi sjálv sitið uttanandsnevdini seinastu tingseti og tá vóru vit á einum fundur niðri hað í fólkatinginu har við blivu kunnaði um at tað var økt nógv i skipaferðsluni í føroyum og tá ið eg tók tað upp á løgtingið so fekk eg bara vitað nei tað var tað nokk ikki og og tað virkar akkurát sum um at mann mann mann mann hevur ikki sum løgtingslimur atgongd til ta vitanin at mann hevur brúk fyri fyri at kunna viðgera hesi málini kompetent altso fyri at kunna viðgera tey í í álvara og og altso til dømis um vit nú fegin øll inni her vildu vita hvat innibera hetta altso hvat er tað fyri risikometing mann hevur gjørt hvat er tað fyri útgerð sum fer at vera her eg veit at t fýa r samtyktar at fýra dronir eru partur av hasum pakkanum eru tað dronir sum fara at flúgva runt í føroyum og og o upptaka altr millm himmaljørð ella er ta ikki eg veit ikki nókk sagt ikki og eg veit heldur ikki hvar eg kann fáa hesa

tað mátti verið sera umráðandi fyri allar flokkar at mann ikki druknaði hetta málið í onkur sovorðumeitt sindur primativum andstøðusamgongukjaki men ho mann veruliga tók tað í álvara og segði hvat er tað vit sum kunnu gera fyri at fáa ta neyðugu vitanina fyri at kunna viðgera tað seriøst og eisini fyri at kunna taka støðu til er tað yvirhøvur rætt at vit sum og tað er mín fatan at vit eru sjálvandi partur av vesturheiminum og vit era eisini partur av av tí at standa saman um a um at verja okkara partav heiminum men hinvegin hava allir flokkar á tingi fyrr samtykt at vit skuldu vera uttanveld at vit skuldu ikki leggja okkum út í at halda við hesum ella hinum partunum er tað bara sett til viks ella hvat altso eg eg sakni veruliga harra formaður frú forkvinna og til landsstýrismannin eisini gjøgnum forkvinnuna at vit fáa høvið seriøst at viðgera hesi tingini og og leggja lunnurnar undir at føroyingar taka avgerð sjálvu í øllum slíkum málum men taka teir sjálvani
upplýstum og kvalifiseraðum grundarlagið takk fyri ja takk her eru nakrar viðmerkingar
fyrst er beintaløga jacobsen ger so væl ja takk fyri rúforkvinna júst hetta at ein løgtingslimur hevur so nógvar spurningar um eitt so álvarsligt mál hvat er hetta frá tí hvat eta fyri dronur og so framvegis at fólkatingslimir fáa hetta at vita at danskir miðlar fáa hetta at vita áðrenn løgtingslimir fáa tað at vita hetta er ikki eitt yvirtikið mál sigst men eiðimann ikki fyri tað at verða tikin við upp á ráð og fáa okkurt onkra kunning ella hvussu hevur bjørt samueldsen tað við tí at sita ov sløktislimir og einki vita meðan aðrir parlamenti
har út í heimi vita meira takk fyri
ja takk bjørt samuelsen ger sovæltakk fyri ja eg haldi tað er ein avbjóðing tí eg nevndi eitt eitt lítið dømi um tá ið uttanlandsnevndin fyri nøkrum árum síðani var til ein fund niðri sum snúði seg um um ja í veruleikanum snúta seg um trygdardubbing í í í arktiska økinum og og fáa nakrar upplýsingar har sum mann sletts ikki kann fáa at vita um tær eru rættir ella skeivur og so ringer onkur netmiðil sum lurtar eftir kjakinum niðan til arktisku mond í havn og færa at vita ninani tað passar slekkisk atað er faktiskt færri skip sum siglar í tykkara øki nú og altsosoeg mán situr við hesun her hat mann má mánn má mán má gita sær til og royna at lesa í útlendskum miðlum ella lurta í útlendskum miðlunum hvat fer fyri seg o og tað er ikki nóg gott og tí haldi eg at løgtingið má hava skipað eina eina trygdarnevnd ella víðka uttanlandsnevndina til eisini at vera uttanlands og trygdarnevnd sum so kann viðgera trygdarspurningar og fáa allar teir neyðugu upplýsingarnar eg veit gott at summi vilja heldur vera lukkuliga óvitandi tí tað er eisini lættari men eg haldi at vit skylda føroya fólki at fáa innlit í hesi tingini og kunna lata okkum í til at taka støður tí eingin annar eigur at taka støðuna um ein hennaradara á sonfelli uttan

ja takk egtá jacobsen ger sovæl takk fyri frú forkvinna nú nú verur a tað tosað øgiliga nógv um hetta her at hava hava ræði og taka ræði egnar hendur og standa við stýris eg havi tað fyri at minnast nokk so væl ting viðhvørt eg minnist gott tað at tað kom eitt mál her um at taka útlendingaøki marknaðeftirlit og alt tað taer fantastiska sum tjóðveldinum eina brenni fyri og nú hevi mann fingið ett mál a skrá um mann hevði fingið tað og tað var enntá soleiðis at tað bleiv stemmað út aftur nevnd og her sita fólk inni her í dag undirritaði sum stendur á tingsis røðarpálli var ein av teimum tá ið tað bleiv avstemma tá tá falla við einari atkvøðu bjersamaldsin var ikki til staðar og onnur her í tjóðveldi sum er inni í tingsavndi vóru ikkise til staðar tá ið atkvøða skuldi tí tá bleiv sikkur onkra kalda føtur rundan um hetta her so alt hetta he í markin eftir it altíð hett her titey kondi langt saman yvirtikið við tjóðveldið tordi tí tjóðveldið var ein av teimum flokkunum sum legði tað fram
samband
ja takk bjørt sanvelelsen ger so væl takk fyri eg eri ikki ordiliga vísi hvat eg var jacobsen gjarna vil við hasum uppskotið kundi hav verið samtykt við set ikki ein fólkafloksmaður hevði atkvøtt ímóti men tann veruliga støðan er jú hetta var e minnlut at samgonga við sambandsflokkinum hjá edivu jacobsen sum vit hava gjørt ein avtalu um at halda lív í tí vit skuldu gjøgvum frá nøkur ting væl hevði bligið útskrivað av táverandi løgmanni sama kvøld við svitandi agva fyri uppskotin so eg veit ikki at vit skulu brúka runiblakarí av hasum slagnum til eg vil gjarna yvirtøka øll mál í morgin edva jacobsen gjarna e dag við s tað ber til men sjálvandi krevur tað meiriluta hetta málið snýr seg um um edva jacobsen saman við restina av føroya løgtingið heldur at tað er í føroyum avgerðirnar skulu takast umhvørt eitt radar skal setast upp í føroyum ella ikki og eg vil heldur enn fegin samskifta konstruktiv við edvur jacobsen um um hon ikki og hennara flokkur halda at tað er tað rætta at tað er í føroyum hann tekur tær avgerðirnar eg haldi at tað er eitt óvar
sum haldi hetta er for álvarsamt til bara at at drukna tað í sovorðnum rundblakaðaríi eg haldi tað er nógv viktigari at vit byggja hetta at erda tað snýr seg um hvussu kunnu vit fáa neyðar upplýsingar takk fyri ja og næstur at røða er hendrik aal ger
gersovæltí hað var sovorðit ivamál um hetta her ja tað sum eg nevndi hvørfall at visti mann tað er soleiðis hjá tjóðveldi visti mann ikki fer at gráta teiman hevur mál frammi so so er tað ikki nóg syrgiligt mann má helst gráta eina løtu áðrenn aftur orði og eina løtu aftaná fyrr at tað skal vera ná nøkur tingd í tí og tað havi eg tíverri ikki tað evnini at at eg havi tað men eg eri í í av tí eribivísingi at tað var tað er okra løgmaður sum fær fleiri mánaðurm síðani skuldi lagt eitt uppskot fyri tingi jensarana kundi gott skriva undir eisini ókey tað var fínt men løgmaður í hesum førinum burdi tað absolutt verið løgmaður tað hann er færr færið sjey mánaðir onkur sigur langt áðrenn tað fingi at vita ettaher so so varð tað g løgtingið sum tók støðu og so var tað yvistaði við tí eg ivirvíst við tað hein sján dldi verið ein stórur meiriluti fyri at at gjørt nøkur ting okur vita bara okra granna fyri vestan ísland altso nitjan hundrað og níggjuogfjøruti tá tá ið tá ið ongland og franskaríki og amerika stovna nato tað er øgiliga stutt tíð suvuru íslendarar við tí tær føla tað at tær eru noyddir at vera við í celskapin ohvat teir hava fingið burt úr tí teir hava havtstór arbeiðspláss tey bleva so niðurløgd fyri nøkrum árum síðani nú er tað so komið eitt sindur meira uppeftur aftur og tað er púra bunktur við at snakka um at altso at hini bransen kann ikki koma og eggja eitt uppskot fyri løgtingið altso tað má verða løgmaður sum leggur eitt sovorðutt uppskot fyri løgtingi tað er ikki nøkur diskussjión um tað tað nyttar ikki at siga at danskaran havur tikið eina avgerð altso eittil eina tíðsbund við nato so tekur man eina avgerð tað er tað sum er viktigt í einim verjupolitikki at mann er í standi til at taka avgerð innan fyri eina rímiliga tíð nú ein dagin hoyrdi eg frá onkur atheti ávara í svøríki at fvanskarin máttu vera hugsað seg eitt sindur nermari um tí tað lógu ómetaliga illa fyri tá ið tað kom til verjuviðurskiftir og at tað at skeldast upp á ttaini bramsenn er eingin loysn tí tað er ikki hon sum skal leggja uppskot fyri løgtingin okur hava fólk her freima fyrst og fremst løgmaður sum ovasti politiskur leiðari og so jenisarana vet sam skuldi skrivað undir eisini so skuldu uppskotið verið lagt fyri løgtingi og verður langsiðan í verðini avgreitt tað er tað sum eg meini tað sum eg meini við tað er tað eisini at tað tekur for langa tíð nú sái eg at at grønlandar hevði sambandi við dronur og tær skuldu vera serligur yrígrønlandi tí at har eru eg normur avstandur tað er so tað men atso tað at nú ska nú snakkar sambnd san um at gera ein trygdeina trygdarnevnd okkunna hava eina trygdarnevnd altso uttanlandsnevndin er væl ein trygdarnevnd hon skal taka støðu til øll viðurskifti í sambandi við uttanríkisviðurskifti hví skal mann hava eina nevnd afturat nú plássliga tað kur hava eina nevnd at mann so ikki er farin í nevndina við tí tað er so ein onnur síða fyri nú ið aðrir hava tikið mál og og grundin til at at hesi tingini skuldu ganga skjótt er tann at tá ið mann hevur ein varhugan av eitt annað so skal tað henda nakað nú okur sóu næst sígtu vikuni tá tóku mann tók mann ellivu persónar í danmark eftir nøkrum fáum tímum sum vóru ferð við at fyrireika eitt eitti álop á danska fólki ein yvirgasatsókn av danska fólki tey blíivur tiknir ellivu persónar pá null komma rikx í danmark og einm í týsklandi og hetta eru ting sum munnu henda tað hjálpir ikki at liggja og fatlast við teg í einiri nevnd av einlivro slagi í nakrar mánaðir og so fer mann aftur at venda aftur og so aftur nakrar mánaðir henda við handari og tí tí er g yvirvísinggin sum kom løgmaður her at tað burdi verið løgmaður fyri langari tíð síðani sum tað hevði lagt etta málið fyri løgtingið soleiðis at okur hevði tikið støðu til tað tí hann og vitað ta í sjey mánaðar minimun helst meir hví hevur mann ikki løgt tað fyri løgtingið tman egi vitað tað í so nógvar mánaðir etar ryttar seg at skyldast upp á at skeldast upp á hini bramsen á hvat han hevr seyfólkini eita og tað at at at snakka um at at tað haldi eg tað mest gróva tí hamann blívar við at siga at hetta er eitt bumbumál tí at at at at tað kann gott vera at onkur hevurhug at skjótar at draka at har om mann hava rakettrini uppi á har men men men tað kann gerast uttan at for nerma so mikið sum ein sjey i í ei nærat tær radaranum so neyugar greyðir hevur mann í dag tú kanst stýra einratt nærmastu allastuna frá upp á millimetrar og skjóta tað mann ætlar at skjáltda og tað er tað sama sunnan fyri okum her ookrar vinir sunnanfirði er altso allieraðir vinir teir hava eina rúgvu at radarum íslendagrar hava fleiri hví eru tað ikki skottur niður hvussu ber til at tar ikkiava skotir í radararnirí íslandi niður fyri langaritíð síðani vist teir vóru so ómetaliga hóttan sum mann vild gera hendan rataran til tað skilji eg slett ikki og tað sum eg haldi aftur at venda aftur til tað er tað at tá i man í augustmánnaðir fingið at vita et her at hetta er undirvais so skuldi mann oreentera løgtingið og so skuldi løgtingið sagt ja ella nei so hans fulgigjørit hevði tað verið ein stórur meiriluti fyrr at sagt ja tað eri eg ikki sekund í iva
um takk fyri tað
vimerkingar beinta løgu fyrst ger suvæl ja takk fyriharra formaður vit tjóðveldsfólk vit blíva við at hára hennik old tí nú var eg so samd við tær tí tað er júst tann spurning eg eisini sitið við hví er løgmaður ikki komin til løgtingið við hesar her vitanini er hennikold sigur at løgmaður at vitað tað í eg haldi hann segði í sjey mánaðir ella hvat tað var og so kundi eg hugsað mær at spurt hennik old tá ið hetta málið hevur so øgiliga stóran skund hennik old hevur drúgvar royndir í løgtinginum er tað vanligt at skula bíða so leingi eftir málinum sum eru so umráðandi ella hvat sigur
takk fyri
jaharra formaður takk ja tað er tað sum eg haldi eg undrast mest yvi tað er tað at mann hevur havt so langa tíð um tað tí at eg las het her eiri saman aftur og taðhevur verið áðrenn hvat jenisa rana sigur aftan á hetta her henda diskussiónina her tan fimta au gust at nú vilja vil nú oreenteri maklaligt altso jensarana oreenterað baklandi um tað sum man hevi fingið at vita men meira hendi so ikki og tað skuldi verið baklandi sum kom til løgtingið og segði at her er altso nakað undir wais og hvat siga tykkum til tað og tað so var hetta málið avgreitt tað er ikki tað sama at býta at býtaat har menningarkvotur út ella sum nú býta hasar har kvoturnar var a eitna nú royndarkvotur út okurva být skuldu býta eftir í fjør tekur við ikki ár og og og kanska koma tæi eina ferð næsta ár tela vr heta ferðin tað er ein munur á at býta royndarkvotur út og at hava verrjumálim ná tað tað má mann pá einlanna máta síggja munin tí her eru ting sum henda her og nú tað stendur eingin og bíðar eftir og siga ahat føroyingar tað koma eina ferð
eg gloymi ikki hatta at okkurt er seytjan ár um at um at blíva einigur um at leingja flogvøllin tað tók seytjan ár at diskutera at leingja flogvøllin
so er tað bjørt samelsen takk fyri ja altso tað er hetaher við at eg nevndi at vit skuldu havt eina trygdarnevnd ella sum eg segði víðka uttanantsnevndina eg haldi at avbjóðingin er at tað virkar ikki sum um mann heldur t uttanantsnevndina er ein trygdarnevnd tí uttanandsnevndin mátti eisini frætta á hesi tíðindini gjøgnum miðlarnar og bað so landsstýrismannin um at koma til hoyringar og ja altso tað er eingin ivi um at at her er okkurt við við at mann ikki fær ta kunning heldur ikki til uttanlandsnevndina sum er neyðug og landsstýrismaðurin fylgir uttan iva teimum reglum sum eru fyri hesum men tað er opurt ikki nóg gott so tað muga vit taka á okkum og fáa umskipað soleiðst mann tryggjar at mann fær vitanina eisini langt áðrenn nakar danskt fólkating beginnur at viðgera at seta pengar av til at seta ein radara upp
í føroyum
ja takk men altso sum eg skilji lagnum so hevur okra system fingj at vita efta her fyri langari tíð síðani minimus sjey mánain at er undirvasi og tí hevur mann havt tíð at viðgera het her tað er eingin diskussión um tað mann hevu havt ríkiligda tíð at viðgera hetta her skal mann taka hesar støðuna at skal man ikki taka hsa støðuna og eingin kann verið iva um at at at at uttanandsnevndan skuldi fyr i langari verðinsstíði síðani mann kann rópa ta fyri utanandsnevnd ila hvat mann sogun vil og tað er so at siga allir flokkar umboðaðir í at hvør færa allar stórur flokkarnir umboðaðir í í uttanandsnevndini so har kundi mann havt ríkiligt av møguleikan at diskutera hesi tingini tí hetta er nakað hetta er nakað sum má henda skjótt tað er ikki nakað sum mann kann og tað kann henda tá ið radarar komin upp ja so kann henda okkurt annað skal henda innan fyri nakrar dagar tí tað er okkurt viðurskiftum sum broytast soleiðis er viðurskiftini tá ið tað kemur til til hernaðarmál tað nyttar ikki at snakka um mánaðar og hálv ár og heila ár tað má taka støðug skjótt og og tað er ikki akkurát tann okra sterk
a síða tað at taka mál taka avgerðir skjótt so er tað næstu røðari tollar
gersuvæl takk harra formaður tað tykist øgiliga langt síðan tey stóru hugsjónarligu kjakini í í tingunum um hesi viðurskiftini um støðuna millum eystur og vestur kalda kríggi og alt tað og og onkursvegna kennist tað kanska eitt sindur ov kensluleyst kjakiðhaldið tí at vtað hevur lyndi til at blíva til eitt kjak eitt tøkniligt kjak kanska eitt formalitetskja meðan kjakið um tey grundleggjandi virðini aftanfyri aftan fyri tann politikkin sum vit vilja hella til ella hella frá tað verður slett ikki viðgjørt um tað er eitt tekin um at vit sum samla parlament flyta okum nærri at teimum vesturlendsku virðunum og góðtaka upplýstu demokratiini og upplýstu fólkaræðini summi sum okara fyrimynd sum vi vilja leggja tætt afturat ella ella okkurt annað tað veit ikki men eg haldi at tað er øgiliga lítið av hugsjónarligum kjaki har sum mann følir ordiliga at at tað er munur á tí sum vit halda um vit hella til eystur ella hella til vestur ella v ella til tað sum kanska var høvuðsráki tá í tinginum at mann vildi vera einavmelitarisera sona har sum mann vildi avdubbing og absolutt ikki vildi viðurkenna sær at hella hvørki í ein eystan ella ein vestan so eg sakni eitt sindur tað tað lívliga kjakið sum manglan hevur verið men tað kann gott vera at tað er eitt tekin um at vit sum heild sum eind tingin sum heild eru blivið meira samt í hesum viðurskiftunum og bara fyri at tað ikki skal standa eftir lat meg so gera tað púra greitt at tað sum eg haldi eri avgerandi hjá okum er tað at vit hella til demokratiskar fólkaræðisligar fatanir og logaliteturin hjá mínari síðu liggur uttan iva á síðuni hjá hjá vesturheiminum og ikki ikki nakrar aðrastaðni vissenn onkur annar skuldi hildið tað tá tað er sagt so haldi eg eisini sum so nógv onnur hava ført fram at at tað er øgiliga løgið at vit sum parlament ikki blíva upplýst á einum nøktandi støði og ikki blíva upplýst nóg tíðliga eg dugi væl at skilja vinkulin hjá hennrikold um tað at at ein kreppustøða illantolir tað øgiliga drúgvu og fløkjaslig tilgongd sum formalitetir og politikkur kann verða til tíðir og tí er spurningurin um vit ikki skuldu sum parlament arbeitt meira fyri at roynt at kent ta samlaðu støðuna hjá okum eg trúgvi at landsstýrismaðurin hevur brúk fyri tí løgmaður hevur brúk fyri tí soleiðis at mann veit tá ið mann samskifti við okara mótpartar ella samstarvsfelagar hvørjum grundarlagi arbeiði eg á eg má siga akkurát smær eg haldi taðhev veri ónatúrliga løgið við hesum hesi vr uttanríkisráðrið var í holt við dúptøktar samráðingar ella samrøður um umgrundleggjandi viðurskiftir og e ikki ánaði hvørji vølli stóð á á heimavølli tað er ikki ein haldbarstøðu fyri at sta fyria fyri at seta snøgt og tí áttu vit sum parlament at gjørt upp við okum sjálvi hvar er hvør eru okara støða hvar eru okara leiklutur í hesum her talvun og tað má eisini kunna vera soleiðis at landsstýri okara fremstu fólk umboðandi úteftir at tey rættiliga skjótt kunnu fáa eina fatan av er hetta nakað sum vit vilja ella e hetta nakað sum vit ikki vilja tí skuldi mann allarhelst kunna komið til eina eina eina standardi støðutakan hjá løgtinginum sum sigur hetta her er hvussu tann heimildin tú hevur frá okkum koma vit í ta støðuna koma ti ta støðuna koma ta støðuna tað kann vera alt ov drúgt at slapa fara undir djúptøktarsamráðingar tá ið mann er komin í eina eina støðu sum nærkast einari kreptstøðu men lat ongan iva vera um tað at avgerðini hana eiga at vita at hava her á tingi tey føroyska fólkið sum má gera av hvat hvat fyri vald skal kunna brúkast í okara lendi tað más standa eftir til einahvøri tíð men eg hevði hvussu sær tryggjað mær vri løgmaður ella uttanríkisráðri at eg hevði eina standandi heimild til at gera hella hasar avtalu tí hitt tað kann vera ein øgiliga bæði keðilig og pínulig støða ikki minst er tað gott hjá okum at vita sum samráðingarpartur vit kunnu jú gera samráðingar á øðrum økjum eisini í sambandi við einari sovna støðusumhata her vit mugu ikki vera blind fyri tí at vit kunnu gerast ein øgiliga týdningarmikil og dýrabara finna í einum talvi og tað skulu vit gera
tók um gagn burturjúr takk fyri harra formaður
jahennikold eina viðmerking ja takk harra formaður eg eri púra samdur í pollareynatrúgvi um at hetta her at mann ikki fær tikið eina støðu soleiðis at mann veit altso at landsstýrið og løgmaður opi ein o hvørja tíð sitandi veit hvat støðu í ein stórur partur av løgtinginum hevur soleiðis sum mann kann fara út og siga hvat hvat mann heldur vera rímiligt tí at eg eri periodur hvar tingini sum akkurát so áreynatygvur sigur hvar tingini skuldu ganga skjótt og serliga á hesum økinum nú var eg í tí støðu t onkurtíð var í uttanlandstrar ella tá ið tað marknaðarnevndin fyri nógvum árum síðani aladame stóð fyri samráðingumo okur paranteraði seg yviri í norra meirilutin í uttanlandsnevdi var yvir um norra saman við soleiðis at hann kundi sigra sær tá var tað løgtingið sum tók støðu til allar fiskiveiðaavtalur hann kundi sikkra sær at meirilutin uttanandsnevndini sum sum sumikki táet tók undir við tí úrslitið sum fyrla so tað tók ein ein fimm minutt pausu áðrenn sáttmálan var undirskrivari og spurdi hvat
siga sær limirnir til
ltakk harra formaður ja eg haldi við allari virðing so haldi at vit vit mugu læra okkum tað handverkið at at í summum førum tá mugu vit hugsa sum eitt fólk vit mugu hugsa sum eitt land óansæð hvørjum flokki vit koma úr tí vit hava øll tað felagsella tað felagsáhugamáli at royna at gera okara samfelags so mikið stórt gagn sum yvirhøvur gjørligt og altso tá ið tað kemur til hesi viðurskiftini tá er ikki pláss fyri at at at vit brúka hetta smáborgarliga tvætli okara millum flokkarnar har sum vit seta kílar so framvegis í hesum førinum eru vit er tað alneyðugt at vit standa fram sum ein tjóð eitt samfelag ein samráðingarpartur sum kann brúka okkara støðu so væl sum yvirhøvur gjørligt tí vit sleppa ikki undan vit sleppa ikki undan at vera ein partur av hesum her vissu vit eru mitt í einari støðu millum estur og vestur so noyðast vit at taka støðu og eg sigi bara fyri mítt viðkomandi eg veit
hvar mín logalitetið liggur
bintri eri púra samd við pállar a reynatigu tí tað er tað tað snýr seg um at vit standa saman sum eitt land sum eitt tjóð og staðfesta at tað eru vit sum eiga avgerðina áhugavert sum pollareynatigvur sigur at hann spyr hví landsstýrismaðurin ikki roynir at spyrja baklandi ella spyrja seg fyri tí mann kanska ikki veit annars hvørjum vøllir mann stendra hevði tað ikki styrkt um støðuna hjá landsstýrismanninum og hjá føroyum um mann kanska til dømis tók uttanlandsnevndina við har eri hóast halvt tagnaskylda
ella hvussu er takk fyri
pállareynatygvu tað er ikki av ongum at vit hava ta skipanina sum vit hava í parlamentunum við teiri serstøður sum uttanlandsnevndin hevur tað er nettugt fyri at landsstýrisfólkini kunnu kunnu sparra við uttanlandsnevndina í málunum sum hava avgerandi týdning fyri okkara samfelag og nettugp fyri at tú sumd landsstýrið sum løgmaður ella sum uttanríkisráðri betri kann kann so ella so finna út av hvørjum hvørji lendi standi á í sambandi við hesa støðuna ella hasa støðuna ella hasa støðuna tað er ikki at tilvild at vit hava ta skipanina tað er nettupt fyri at uttanlandsnevndina hon skal brúkast sum skal brúkast sum tann natúrligu otrúverdu samstarvsfelagan hjá hjá landsins stjórn í støðuni har sum vit koma í samráðingar a av tíð ella tí slagnum móti
onkrum parti
uttanvalds ja takk fyria formaður nú havva fleiri í tinginum í dag eftirlýst kanska at landstýrismaðurin er komin til tingi við hesum og eg haldi at halda han hevur greitt nokk so fólk frá tí at hann hevur ikki havt seran nigva at komið við hats hann nevir býan og tað nú er partur av utanlandssevndini men uttanantisnevndin hevur eisini sjálvandi ynskimann a landstýrismennini koma ov kunnað so nógv oog ráðføra so snógv sum til ber men vit skulu eisini minnast til at uttanlandssendin hevur eisini altíð møguleika at biðja landstýrismannin kunna tileva samráð so eg haldi tað liggur eisini uppgávu vit egu ikki bara kasta alt íð ertir land sum vit mugu eisini taka ábyrgd sjálvi siga men vit hava eisini nakrar heimildir og nakrar møguleikar sum uttanlandsnevnd at traðka til
tá ið tað er neyðugt
takk fyri pálla reyna íkum eg ivist ikki í at tað kann vera ein ein møtimikil uppgáva tá ið tú sum landsstýrismaður í hesum førinum verður verður konframterað við áhugamál hjá amerikanarunum hjá natu hjá danskarum yvirst ikki við tað kann mær ein ein ein stórur munnbiti at gloypa men kanska næftir tí haldi eg tað er øgiliga týdningarmikið at landsstýrismaðurin beinanvegin fyri at brúka vánaligt føroyskt zandera at tað rangi rundan um seg sigur hvør hetta her er tann støðan sum møguliga kemur okkum upp í hendi lat okkum lat okkum finna útav á hvørjum grundarlagi vit ynskja at fyri halda okkum yvir fyri hesari støðuni eg ivirsøggi í at jenus ræna bæði hugsar væl fyri tað føroyska samfelagið og royni sítt allarbesta men í hesum førinum átti hann uttan iva at byrja eitt samskifti ein dialog við uttanlandsnevndina fyrr enn hann hevur gjørt men tað týdningarmesta er kortini at vit nú hvussu frameftir standa saman sum ting

h hetta málið fyrstu ferð okur lesa um tað um evuntuelt at etabilera ein radara aftur úr føroyum tað er frá tvey túsund og sekstan um tar byrjaði fimtan el la sekstan skal g ikki siga men tá fekk farna landsstýrið fekk innbjóðing til at vera við í einum arbeiði sum skuldi kanna umstøðurnar trygdarumstøðurnar í norðuratlantshavi uarktis og tað var danir sum bjóðaði landsstýrinum at vera við hesum arbeiðinum og tað landsstýrið takkaði nei men teir sum gjørdu ttað arbeiðið teir barslaði við einum einari niðurstøðu einum skrivi í tvey túsund og sekstan har teir tosa um at tað kanska verður neyðugt at fara og etabilera ein radar aftur á sottfelli fyrst ferð eg hoyrdi um um endan nýggja ella ætlanin um nýggja radaran á sonnfelli tað var í eini sending í breddanum í tvey túsund og nítjan tvey túsund og nítjan tá hevði breddin eina sending har teir millum annað høvdu eina samrøðu við eini analytikara ein serfrøðing frá dansk orvarsakademi har hann ið í detaljum greiddi frá hvørjar ætlanir vóru um etabilering av radara í føroyum og hann eg minnist ikki hvør hvør føroyingur tosaði við tað var visti bara ein jornalistur sum hevði ein diolog við hann tað var fyrst fyri eg hoyrdi um hendan her radaran síðani tosaði við tini bramsen í trijnin bramsen í í eg minnsikki um tað var novembur ella desembur hon ringdi tað var ein kurtheisis

tað sum kom fram í øllum hesin her eg vil siga at tað er næstan eingin broyting frá tí sum okur hoyrdu í sekstan og til tað seinasta sum eg hoyrdi tað var vist níggjunda februar haldie at hon ringdi og boðaði frá at hon skuldi hava ein tíðindafund tíggjunda februar og í øllum teimum samrøðunum fyri at taka tað so lurtaði eg og og boðskapirin á tað sama tey høvdu ætlanir um at fara og og etablera ein ein radara á sotnfelli og eg bað um at fáa fáa tey skjøl sum vóru í málinum og tey skjølini komið so í næst seinastu viku í tí sambandinum so tók inntiativi til at fáa eitt eitt samráð við við uttanandsnevndina og og har eru greiðar mannagongdir fyri tí eg kundi kanska líka imint á atat tað er í í stýrisskipanini at tað verður sagt at løgtingið velur millum fyri formasoyi løgtingið velur millum løgtingsmenn eina uttansnevnd við sjey limum sum landsstýrið ráðførir seg við áðrenn avgerðir verður tiknar ið hava stóran uttanrikispolitiskan týdning áðrenn avgerðir verður tiknar hava stóran politiskan týdning og soneiðis skal landsstýrismaðurin ráðførir seg við hesa nevnd altso uttanlandsnevndina í sambandi við samráðingar við ríkismyndugleikarnar av stórum týdningi fyri viðurskiftini føroyar og danmarkar í millum og hasa skipanin havi eg so fylt tíbetur kennir fullan frið yvir tí mannagongder havi valt okur høvdsamráðið í morgun og annars nei ráðferðsluna í morgun og við síðurna á hesum so hevur løgtingið møguleika at biðja um samráð við landsstýrismannin og tað gjørdi løgtingið so dagin eftir at ella dagin fyri at at danski verjumálaráðuurin hevði sín tíðindafund tá laka okkurt út og løgtingið reageraði ella uttanlandsnevndin reageraði og bað um eitt samráð og tað fekk uttanandsnevndin dagin eftir so her er farin fullstendiligani eftir eftir uppskriftini tíbetur annars skuldi eg nokk fingið av at vita eg havi lagt meg eftir at fara fram eftir tí sum stendur skriva e hennrik old tosar um hetta her at tað má henda her nú og so víðari men altso hetta startaði í í sekstan e ta er ikki ein rakett sum var á veg sum okur visti um varð send eftir okkum tað startaði sekstan í nítjan fingu okur tað so í breddan og í tjúgu blivu so kontaktar við danskar myndugleikar har teir greiða frá t vit koma við onkrum og vit fara at koma við onkrum og vænta vit koma við onkrum og so skjótt teir komu við við sínum ætlanum og tað snýr seg um at teir skuldu finna eina eina gera eina avtalu í danmark og eg fari ikki at blanda meg upp í hvat danir samrøðas millum millum síðuna um í danmark altso teir kunnu samrøðast sum teir vilja og tað gjørdu teir og tað kann ikki hava verið lætt men teir funnu so eina semju eina semju um at uppfylla nøkur krøv sum uttanyvir og komu frá nato sum aftur er vorðið vorði pressað í gáseyum av av usa men teir koma so til eina eina eina semju og uttanryrðisáharrum nei verjumálaráðarum ringi til mín og siga nú a tey komu til eina semju hon fer av á tíðindafund dagin eftir sum fáa okur nøkur skjøl sendandi sum okur ikki vóru nøgd við og bóðu um um betri skjøl og so skjótt okur høvdu tey skjølini og kundu fara til uttanandsnevndina so gjørdu okur tað uttanantsnevndin kundi havt biðið um samráð langt ár eitt árár fimm ár ár nei sekstan fyrst teir vildu men tað hevði so ikki verið meg tá men so skjótt sum eg bleiv bjóðaður í samráð biðin um okur um samrað so fór eg samrað dagin eftir ein ein fínur fundur eg vil siga at at at eg haldi at at málið er har sum tað skal vera í løtuni eg eri øgiliga væl nøgdur við teir fundir sum eg havi havt við við uttanlandsnevndina tað verður verur virðiligur upppykjandi fundir gokur hava tosað um hvussuskv skuldu fara fram og í morgin vænti eg tað væntaði teir so eg vænti at tað verður sum teir væntaði at ela tey væntaðu í utanlansnevndini at eg fái eina eina niðurstøðu frá teimum hvat ið teir vilja ráða mær til og tí fari eg at fylgja tað skal eingin ivi vera um tað og er neyðugt umframt at at samráðast meira við uttanandsnevndina at koma í sjálvt løgtingið jamen so gera okur tað tí tað allarallartýdningarmesta tað er at okur her í tinginum at okur føroyingar hava eina greiða semju tað vildi ynskt at okur kundi hjá mær er eingin eingin eingin ivi tað er ikki danir sum koma at avgera hetta málið til

eg ímyndi meg ikki tori ikki at hugsað tankarn at danir ætla at pressa nakað niðri yvir føroyingar eg trúgvi ter ikki og eg kenni teir heldur ikki soleiðis tað skulu teir eiga núverandi danska stjórnum bæði uttanrikisráðharrum og verjumálaráðharrin at tey hava víst ein ómetaligan vilja til at hava ein góðan diolog við føroyingar tað skuldu tey eiga tað skal eg skriva undir nær tað skal vera og og eg droymi ikki um hon segði eisini á á fundunum sínum tíðindafundi ati skuldi tað hent seg at føroyingar ikki vildu havt ein radara sett hann upp í føroyum so fóru tey at respektera tað og tað var eisini ringt hjá henni at at loypa frá tí tí tí lyftinum annars vil at siga ja eg eri púra samdur altso tey sum kenna mína mína hugsan um um tjóðskaparmál vita tað at eg vildi ynskt at okur langst síðani høvdu yvirtikið okra egna land eg plagi at taka myndina av av smálambinum sum finna skjótt finnur út av at standa egnum beinum og eg skilji ikki at føroyingar ikki hava funnið út av tí eg plagi at siga tað við formanniní tjóðveldsflokkinum at stríðið má førast í føroyum okur mugu sannføra føroyingar um at okur klára at stýra røkra okra egnuna á landi men soleiðis er ikki í dag støðan er bara soleiðis í dag at tað eru aðrir sum sum royna at stýra fyri okum men eg droymi ikki um í hesum her málinum at teir fara at royna at trúða nakað niður yvir føroyingar og eg havi heldur ongan grund til at trúgva tí frá teimum teimum prátum eg havi havt við við landsstýriskvinnuna í verjumálum nei við við ministar og verjumálum og heldur ikki við uttanrikisráðrnan tey hava verið opin tey hava viljað dealog og eg trúgvi at at okur vissu okur standa saman og hava eina felags støðu so fáa okur eitt gott úrslit burturúr burtur úr hesum so verður tað eini
so takk fyri so er tað bjarni
kárason petursen sum fær eina viðmerking takfyriha formaður dámdi øgilga væal t tey síðstu orðini hjá jenus a rana ø meni nú sigur landstýrsmaðurin í uttanríkismálum at hann følir ikki ordiliga stórt press frá donsku stjórni eg haldi tá ið mann hevu gjørt eitt forlik í fólkatinginum at játta trý hundrað og hálvfems milliónir til endamáli tað er alt annað líka eitt óbeinleiðis press á føroysku stjórnuna at taka av tað er tað eina øh hitt sum eg ætlaðiat spyrja landsstýrismannin um tú er verð róð framundir at hesin herhernaradarn í veruleikanumslettkisi eru ein hernaradari øh tað havi verið ávísir tingmennir í samgonguni sum hava sagt tað øhtí eg ætlaði et bara fáa landsstýrismannin at útgreina um tað er ein hernað radari altso ein radari við hernara kapabiliteti sum hoyrir undir forsvarinum ella um tað ikki er tí tað er rættiliga vesiligt at at fáa at vitað har næst so verður tað sagt at einki hendir uttanum føroyingar ella ella um føroyar og tað er eitt sindur defoskt defost hugtak hvat tað er tað kann vera so nógv meinar mann tá at tað verður eingin radari settir upp í føroyum uttan at føroya

hsjálvandi kann mann ikki minnast allar detaljur men men eg haldi ikki at eg nakrantíð havi havi sæð orðið hernaðar radara hvørki á føroyskum ella á donskum eftirlitsradari og eg havi ikki sæð heldur nakrar nakrar ætlanir um nakar hernaðlrundanum tann radarasum ein radari sum skal kunna síggja objektir í luftini og o nakrar dronur sum skulu kunna hava eftirlit við tí sum gongur fyri seg á sjónum tað er tað er tað sum okur hava okur hava okur hava eru blivin presteraðir fyri øhvat var var var tað síðsta tað varføroya fólk kemur at taka avgerðina ja altso nú bíða eg eftir svarinum frá uttanandsnevndini í morgin og so taka okur avgerðir út frá tí hvussu okur fara um okur fara til samráðingar við við danur og síðani koma við einum samráðingarúrsliti fyri løgtingið ella ella um kom til løgtingið fyrst tað
jatað finna okur útav tað skal eg skilja okum tað týdningarmesta er bara at okur blíva samd ja so er tað
bjørt samuelsen ja takk fyri landsstýrismaðurin hannfølir seg tryggan við mannagongdirnar og hevur gott samskifti bæði uttanantsnevndina og og danska ráðharran men kann jensarana siga s nú eru vit kortini í teirri støðu at løgtingslimir hava frætti at henda avgerðin er tikin í danmark uppá trý hndrað og álvfems milliónir sum er ein øgiliga stór íløga í ein radara í føroyum kann landsstýrismaðurin siga nær sleppur løgtingið at viðgera hettar aso nær kemur hann í løgtingið antar við einum uppskoti ella akkurát hvussu fert at ganga fyri seg hvønn møguleika fáa vit fólkavaldið fyri at vera við til at taka hesa avgerðina um hvørt ein radara skal byggjast á samfelli
ella ikki takk fyri
sja eg kenni meg púra tryggan við við hesari avgerðir eg má siga akkurát sum við g eg kann ikki s me eg fara ikki at røsa meg upp um at danir hava sitið og sfyri at fáa eina eina avtalu um hvat teir ætla at gera tí hetta er bara ein ætlan teir hava eina ætlan men tað er okur sum bestemma að tað tað álit havi eg á føroya fólk á er við einasta føroying runt um í føroyum í dag at tey fara ikki at lata sær lynda at fáa nakað smoykt niðuryvir yvirhøvdið av nøkrum nøkrum dønum og sum sagt eg havi heldur onga grund til at trúgva at danir ætla at gera tað hvussu leikur fer fram eg eg haldi at mær dámar best at bíða eftir útspælinum frá uttanandsnevndini uttanlandsnevndum umboðar jú løgtingið og eg fái eitt útspæl frá teimum í morgin og síðani fara okur at taka eina avgerð men ja eg vænti sjálvur at at at málið kemur løgtingið veit bara ikki nær

fær orði ger su væl ja takk harra formaður ehetta málið er nú hugsi um málið sum er til viðgerðar og ikki radaran einans eri faktiskt rættiliga áhugavert og eg haldi eisini at tað tað kjakið sum eg verið her dag hevur eisini verið áhugavert upp á nógvar mátar og eg skal ikki fara so øgiliga nógv niður í detaljurnar um akkurát hvat er hent og nær hvør he fingið hvat at vita og sovíðari s tí tað haldi eg at jensarana landsstýrismaðurin á økinum hevur greitt rættiliga væl frá eg haldi tað meira áhugaverda kjakið ísiner er hvussu fyri halda vit okkum og hvussu skulu vit framyvir fyri at halda okkum til slíkar upplýsingar sum vit nú eru við at gera eina avtalu við danir um at vit í føroyum í landsstýri løgtingi hvussu skulu vit tá viðgera hesar her upplýsingarnar sum vit í framtíðini fara at fáa hetta eru upplýsingar sum vit ikki áður hava fingið vit eru við í avgerðini nú um henta radaran mon skal taka hann eg kalli tá ein friða radara hetta er væl ætlanin við hesum radaranum er at tryggja frið í heiminum iog ikki sum tað vur lagt upp til heftir einum hernaða rdari tað ljóðar sum at mann er við at at hernaðardubba og so víðari tað haldi eg avgjørt ikki tað er eg haldi at heta er ein friða radari og tað er eisini komið fram í hesum kjakinum sum av teimum serfrøðingunum sum eru innan fyri tað økið at hetta er fult íjavnvág við tað sum hendir kann mann siga hinumegin frá ta vil sia at mann nú roynir at tryggja sær at mann veit hvat gongur fyri seg í okkara loftrúmi er fult av hædd við tað sum gongur fyri seg hinmegna har ið mann kann ann siga tryggja sær at einki gongur fyri seg har kann mann siga frá okkara síðu av altso frá vesturheiminum av so hetta er fult professionalt tað sum hendir her við hesum radaranum í sum verður nógvar gjørd í dag og tað sum gongur fyri seg frá ella hinumegin frá men aftur til tað sum eg ætlaði at viðgera meira tað er tað hvussu skulu vit í framtíðini viðgersar spurningarnar onkur er róð framundir at til dømis hetta málið um og mendaradaran skal verða til viðgerðar í løgtinginum her í løgtingssalinum tað meini eg er skeivt og tað siga út frá tí vissu vit skulu sita í løgtinginum sum eer alment til gongiligt ein og hvør kann lurta til ein hvørja tíð so eri jú øgiliga stórur vandi fyri at vitkoma ot sita og viðgera nakað sum vit ikki fáa útala okkum um her sum løgtingslimur tí vildi mítt uppskot veri at vit viðgera slíkar upplýsingar millum landsstýrið og uttanlandsnevndina og møguliga mugu v gera onkrar broytingar soleiðis at uttanlandsnevndin fær tað styrkið og og og ta tann týdning í tí ja parlamentariska arbeiðinum sum tað nú einafer skal hava eitt nú vita við tað at ein flokkur til dømis ikki hevur til tveir flokkar reguliga havi ikki umboðan í uttanandsnevndini í dag og tað ber jú ikki til viss vit skulu standa saman sum eitt løgting sum eg trúgvi er neyðugt í slíkum ja stór politiskum málum við stórum strategiskum týdningi fyri føroyar so eg vil siga at hóast vit eru haldi eg hvussu he tey flestu her á løgtingi og flestu flokkar eru fult kann mann siga við upp á at vit eru ein partur av vesturheiminum og skulu luttaka kann mann siga við okkara parti ogso víðari við nato og tað so so vilja vit allíkavæl samstarva tætt og væl við allan heim tí vit hava jú kantman siga áhuga mál eisini kring kring allan knøttin við okkara fantastisku vørum og so víðari sum vit yngini at selja og annars hava gott fiskivinnusamstarv og samstarv við ymiskum økjum ið allan heim so hetta her skal absolutt ikki gerast fyri at fornerma nakran men hvussu koma vit at viðgera slík mál og har er tað eg sigi at visu vit skulu vera búgvin og tað eru vit ikki nú vit eru kant ma siga vit fara at læra sum onkur brúkti nógv ár um í landsliðnum at vit eru nýstan nú komin í hesa prosessuna at vit beginna at fáa upplýsingar av slíkum slag sum eru trúnaðarupplýsingar og tað vildi verið skeivt at fara í løgtingi og viðgjørt trúnaðarupplýsingar tað ber í mínum høvdi ikki til tí haldi eg at tað kjakið í dag hevur verið øgiliga nógv rundan um hetta her hvussu skulu vit gera í framtíðini til dømis og hvussu er hetta málið honterað kring eina kapasisitetspakkan og fyri mær og eg haldi eisini at taðhevur verið rættiliga væl lýst í fjølmiðlunum har kringvarpið á í øllum førum sum eg minnist tað bara ikki standi her í tveimum bredtum sum er ein fín sending til a viðgera slík mál oysni hvat gongur fyri seg kring okkum hevur viðgjørt hesar spurningarnar og útfrá einari frágreiðing sum kom í tvey túsund og sekstan har tað jú framgongur týðiliga og greitt hvat mann sær fyri sær í framtíðini millum annað tað at har er eitt opí her uppi kring føroyar norðyvir og sovíðari og tí er tað tá at tað framkemur ati at mann skal hava helst ein radara sum kann siga okkum fortelja okkum upplýsa okkum um hvat er tað sum gongur fyri seg er tadrafikkur her sum vit ikki vita um ella er tað kanska bara í kanmann siga bara tað sum gongur fyri seg er alt tað friðarligt og so víðari og fyrst verður har eg bleiv spurdur um hettar tað var nemliga til eina sending hjá kringvarpinum í einum bredda har eg bleiv uppringdr og og spurdi um nær hesin radarin um hann var á veg nú at koma upp eg sigi hvat fer radari og tá vísa tey á hesi her kann mann siga frágreingina frá tvey túsund og sekstan har íð ein ein akideminum var var úti og tey at eina samøður við hann og hann greiddi so frá sínum sjónarmiðunmum hetta her tað var fyrst ferð eg hoyrdi um hendan raaran altso burtur sær frá hesn eri frágreingin frá tveysnm sekstan og tá metti hann at ja hann nærkast men sum vit eisini hava hoyrt landsstýrismannin sagt so er tað ikki talan um at ein radari kemur her í morgin ella um eitt á ella tveyár vit snakka minnist meg rætt var tað allarhelst mest sannlíkt í tvey túsund og áttaogtjúgu haldi tað er mann snakkar um at tá verður hann aktivur so hetta eru mál man arbeiði við hetta er drúgvar prosessir og nú eru vit í byrjanini og vit her á løgtingi eru nú við í viðgerðini vit skulu nú til at taka eina avgerð vilja vit loyva einum radarasetam upp í føroyum ella vilja vitað ikki mítn fatan er púra greið at sjálvandi eiga vit at taka fult lut í teimum kans man siga møguleikunum og teimum avbjóðingumum sum standa við at vera ein partur av vesturheiminum og vesturlendsku verjusamgonguni men sjálvandi er tað ikki ein meirilut fyri tí so er tað ikki ein meirilut fyri tí tað meti eg vera harmiligt og fer at senda eitt øgiliga ndal signal til hini londini í vesturheiminum men tá tað er sagt so havi g eisini fleiri ferðinar vera út í alment om sagt ja okkara støða er serliga í løtuni vit liggja mitt í meldrunum bæði kring arktis og og alt tað sum gongur fyri seg við nýggjum siglingarleiðunm og sovíðari og ta støðuna eiga vit at brúka til okkara fyrimun til landsins besta fer mást yvir í tað formliga nú komi eg nærri inn ímóti hesum uppskotunum sum er til viðgerðar í dag eitt uppskot til samtyktar um at einast føroya fólk og løgtingið hav hendan avgerðarættin um hernaða trygdarmál í føroyum har haldi eg atuppskotsetararnar vita í øllum førum burdi vitað at formiliga er tað jú ikki soleiðis formiliga er tað soleisar at ja vit hava okra sjálsgera rætt ja til at taka landið úr ríkisfelasskapinum tað kunnu vit gera um vit ynskja tað um føroya fólk e ein meiriluta er fyri tí tað er tað ikki og vit eru í ein ríkisfelagsskapi og tað er greitt ásett har at í hernaðarverju trygdarmálum har er tað altso eitt felags mál sum vit ikki sjálvi avgerð er heimm í føroyum tað er fakta og tað er tað formliga rætta so tí haldi hetta uppskotið her sum liggur á borðinum til viðgerðar í dag er beinleiðis í stríð ríkisfelagsskapin og kann tí ikki samtykkja løgtinginum uttan soleiðis at vit brúka tann sjálvsavgerar aftur vit hava ultomativt og siga tað vit ynskja at taka føroya land úr ríkisfelagsskapinum og tað má eg so siga at tað havi eg ongar ætlanir um og eg havi heldur ikki fatanin hava føroya fólk ynskj tað ið a heldu ikki fatanin av at tað er ein meiriluti á løgtingi fyri at gera tað so tað skal vera mítt innlegg men eg haldi sjálvur at kjakið í dag hevur verið verið áhugvert á á mangan hátt men serliga hetta her við hvussu skulu vit viðgera hesar upplýsingarnar sum vit nú koma sita inni við mín fatan er at vit eiga at viðgera tað millum landsstýrið og uttanandsnevndina kanska ska uttanlandsnevndin styrkjast í tí sambandinum men at fara at leggja tað fyri løgtingi hvørja ferð vit skuldu viðgera trúnaðarmál tað vildi eg hildið var tann øvugti veðurin at fara so tað vil vera mítt tilmæli í hesum sambandinum og tað vóni e at vit kunnu arbeiða meira við í
komandi tíðin takka frú forkvinna
takk fyri nakrar viðmerkingar tað fyrsta frá siri stenberg ger sovæltakk fyri frú forkvinna ja tað er okur eru íhvørs úm flokki tað er nok so týðiligt hví hetta her við at okur eru óbúgvin og eru við fyri at læra tað primissuna haldi g ikki heilt eg fari at góðtaka sjálvandi okur vør fyri at av stjørnum okum sjálvum og at taka tær avgerðir sum eru neyðugar men eg haldi at tað er skeivt at blíva við at siga hetta snýr seg um okur vilja vilja vera ein partur av vesturheiminum hetta snýr seg um hvør hevur avgerðarrætt í føroyum um kans ska henda kann mann siga á føroyskari jørð nú bleiv tað nevnt hettaher við hvussu mann skal viðgera trúvnaðarupplýsingar og sjálvandi uttanlandsnevndin er tað sum hon er mær vitandi er tað eisini møguligt í okra skipan at hava afturlatnanløgtingsfund vistu endiliga skuldi verið men nú er tað komið akkur sum eitt heilt annað nýtt upp og tað er hetta her í trygdaráði sum eg skilji so hevur hetta her málið verið viðgjørt í trygdaráðnum áðrenn tað eg komi í uttanlandsnevndina kann luka mær at siga eitt sindur um tað hvussu tað ber til at mann fer har við tí áðrenn mann kemur í í uttanansnevndina
takk
fyri løgmaður ger sovælorkvina lat meg fyrst taka hetta her við at vit fara at læra altso eg má siga sum hær eg avi tað soes í øllum lívsins viðurskiftum at eg læri hvønn tað okkurt nýtt tað er ikki soleiðis at eg dugi alt best frá byrjan men vissi eg ynski at læra tað so kann eg duga tað til endan og tað er soleiðisær eg hugsi um hvussu lívið fer fram og eg sigi at í hesum málinum eg haldi eisini hetta málið hevur víst okkum at vit kunnu læra nógv hvussu vit skulu hontera tað enn eru vit ikki komin ásamt um hvussu tað skal gerast og mítt uppskot er at tað verður millum landsstýrið og uttanansnevndina tá tað kemur til trygdaráðið tá er tað soleiðis at vit í sambandi við tað fyrireikandi arbeiði sum er í sambandi við at vit fáa fleiri upplýsingar um ymisk viðurskiftir sum vit ikki hava fingið áður frá donsku stjórnini so hildu vit at tað var posipláss at vit settu eitt trygdaráð á stovn soleiðisar at har tað sita altso landsstýrismaðuin í hesum førinum er tað so soleiðis at ter ein formaðurfrá hvønn formenninr fyri hvønn flokk í samgonguni men esi tað sita eit sentralt soleiðis at tað í landstýrismann í uttanríkismálum til løgmaður og tað er landsstýrismaðurin sum hevur ábyrgdin av kttrygd sum í hesum førinum er tann triði og ætlanin við tíg er í stuttum tann at tað er eitt forðum har mann kann viðgera trúvnaðarupplýsingar so tað ikki bara er tann eini landsstýrismaðurin situr inni við tí vitanini men at í hesum førinum verða tá tað teir tríggir
ein fyri hvønn flokk í hesum førinum takkar formaður
takk fyri bjarni kárasom petersen gersuvæltakk fyri frú forkvina nú nú fór egentiliga stúra eitt sindur eg eg hopi veruliga a eg havi misskilt tað sum løgmaður sagt nú her til seinast altso kann kann løgmaður vátta at vissi vit skulu diskutera og viðgera og fara til samráðingar um ein radara og so kemur mann til eina niðurstøðu við einum uppskoti á einum øðrum slag verður tað føroya løgting ella verður tað ikki fór á løgting sum fer at hava tí ultimativu avgerðina í tí málinum tar má løgmaður kunna siga ja ella nei h tað næsta sum eg ætlaði at spyrja løgmann um tað er tað at tað verður røð framundir á hesin radarin faktikt tekki er ein hernaaradar tað er eitt sindur konflekterandi upplýsingar tí at eg havi gingið við tí primissuna a talan er um ein hernaradara tað kemur frá forsvarinum tíeforsvarts forlik hvussu hvat erkarakteritikkurin og náttúran í hesum radarunum er tað eit militera tær ella er tað ikki ein militera
há tær tað er rættiliga grundleggjandi takk fyri
frú forkvina takkfyri løgmaður gersovælja ø takk harra formaður tað sum eg segði var at í hesum førinum vildi eg heldur gera tað til ein friðaradara fyri at tryggja heimsfriðin so kann kára nei kbjarni kárasom petersen sjálvur leggja í tað hvat hann vil undir ein hernaðaradar ella ikki eg velji ikki at kalla tær in hernaðaradara eg velja at kalla tað ein friðaradara fyri at tryggja heimsfriðin tá tað kemur til um tað er løgtingið skal taka avgerðir ella ikki so má eg halda meg til tað formliga og tað veit eg at summi liva í einum paralellum veruleika sum g ikki eksisterar í dag og tað er at í hesum her málinum tá tað snýr seg um hernaðar og verjumál trygdarmál tá er eingin ivi um at tað er eitt felags mál so í tí førunum má mann siga formiliga ja so kann kunnu danskarar natu siga tað at ein radar standa á somfelli men tíbetur er praksis og veruleikin ein annar soleiðis at vit hava finið at vita hygger vissu tit í føroyum ikki inskja tað radaran so er eingin radar so verður eingin radar uppsettur tað havi vet fingið týðiligagreitt at vita men formiligakann
tað henda og tað er tað sum eg má fyri at halda meg til akfarið høgni heit
eg segði í mínari fyrstu røðu at tað økstur mann koma aftur í fortíðina men nú haldi eg at vit fóru aftur um tað fortíð at løgtingið hevur í sum máli tí at løgmaður stendur í veruleikanum sigur tað at hann langt enn sagt ja hann er púra positivur fyri hesum er um hann hevur givið kennara mann skal læra av dønum sum brúka føroyar í hernaðarligum høpi og so sigur hann enntá tá at ná vit hava tað ikki rætt til at taka avgerðir um tær og siga at vit liva í einum parallelum veruleika so eg fari at spyrja bárður nielsen løgmann vil tað so siga at eisini undanfarnir formennin í sambandflokkinum og øllar tingfólk sum hava sitað fyri sambandflokkinum sum hava samtykt tær løgtingssamttyktir sum eru gjørdar upp til fýra ferðir við atkvøða sambandfloksins sum eisini siga tað at tað er bara løgtingið tøkar avgerðina hava tey so eisini
sum liðug í einum paralellum veruleika
fyri løgmaður ger sovæløtakk frú forkvinna tað er soleiðisnar at tað eru nakar samtyktar gjørdar á løgtingi til dømis at vit ynskja eitt kjarnaork frítt øki og sovíðari og tað eru vit altíð kunnu vit altíð samtykkja og tað vóni eg verður fylt tá vit hava samtykta men eg má bara fyrihalda meg til tann formiliga veruleikan vit liva í og har er taðeg um a siga at høgni hoydal í fleiri umførum livir í einum paralellum veruleika ferðaftanna ferð og kalla tað tann sokallaði ríkisfelaskapurin os víðari men vit eru altso í einum ríkisferlasskapi og eg veit og eg havi fulla virðing fyri at tjóðveldið ynskir n annan veruleika men tann veruleikin er prosjeksisterandi í dag tí má mann liva í tí veruleikanuman livir í og har er tað soleiðis formliga at í verju og trygdarmálum er tað altso eitt felags málsøki og har er tað altso ikki føroyingar at loyðina at taka avgerðina tað er tað formliga í tí men eg eri øgiliga glaður fyri at vit í hesum málunum hava fingið púra greitt at vita ogtað er eisini tráð við tað sum vit hava ingið at vita frammanundan at vit skulu verða meira upplýst og vera við í avgerðunum framtíðar avgerð víðari at tað er altso vit føroyingar her heima í føroyum sum koma at taka hesa avgerðina um radarana
í síðsta enda takk harra formaður nei frú for
takk fyri beinta løgu ger so væl ja takk fyri frú forkvinna bleiv kanska ett sindur kløkk at løgmaður sigur at vit eru við at við fyri at læra her sita løgtingsfólk um hava sitið í tíggjuogtjúgu tretivu ár eg vildi hildið at tey duga síni ting tað svarar onkusvegna til at siga tað at løgtingsfólk í føroyum skulu lesa flekkbøkurnar meðan fólkatingsfólk kunnu lesa ipsen ella johannes vat jensen ella eitt annað men eg hugsaði at spyrja løgmanni sum sigur seg ganga og inn fyri so kallaðu ríkisfelagsskapinum at danir tosa altíð um hettaher við at vegari jevnbydeo liðistilleti hví tekur løgmaður so ikki danir upp á orðið og sigur at hetta málið viðvíkur føroyum tí er tað føroya løgmaður og tann føroyska uttanríkismálaráðhrin sum skuldu sita við borðendan og
ikki danir takk fyri frú forkvinna takk fyri tað er øgiliga nógvur ófriðir í tingsalinum tað hevði verið gott um tingfólk kanska kundu lurtað eftir tey
teimum sum hava orðið so er tað løgmaður gersovæja takk frú forkvina eg má bara venda aftur til tað sum eg segði í áðni summi eru alt vitandi og betri vitandi eg havi eina lívsfatan um at eg læri hvønn dag hvønn dag læri okkurt nýtt hetta málið er nakað nýtt fyri løgtingið tað hevur aldrin fyrr á hesum høga tingi verður viðgjørd ein spurningur av hesum slagnum í løgtinginum at ein hernaða radari sum tá hann veður kallaður av andstøðuni ella av tjóðveldi serliga skal setast upp í føroyum tað hevu ikki veið viðgjørt fyrr og tað vil siga tað er nýtt fyri hetta løgtingi og tí er tað eg sigi tað at vit mugu finna ein loysn hvussuleiðis vit skula ja fyri at halda okkum tá mála slíkum slag sum eru eitlannað stað ja altso loyniligir upplýsingar kunnu vera í tí og sovíðari og tí er tað eg vil eg leggi upp til at vit fara inn og finna ein loysviðkvosu vit arbeiða við tí tað er mítt upplegg og eg vóni eisini at all alt tingið kann viðgera tað við tí virðing og sakligheit sum tað krevur at fáa ein loysn fyri hvussuvit gera tað og mítt uppskot er enn einaferðinar at tað verður viðgjørt millum landsstýrið og uttanandsnevndina tað kann vera at vit skulu styrkja uttanasnendin o tí sambandi so vit fáa eina uttanlandsnevnd fyritað fyrsta sum hevur umboðhann úr øllum flokkum á tingi soleiðis at flokkarnir allir eru við til tær stóru strategisku sera týdningarmiklu avgerðirnar sum liggja fyri
framman á mongum økjum takk fyri hálvkvøldið takk fyri tann næsta røða verður høgni í hoydal
forkvina eg fari bara at takka fyri vegna tjóðveldið og uppskotstillararnar fyri orðaskifti sum verðuð hevur og eg haldi at øll framsøgufólk h flokkunum tey sum hava tikið orðið hava viðgjørt málið í síni heild eri ikki so øgiliga hugar at siga tað sama um landsstýrisfólkini og eg skal greiða frá hví ølandsstýrismaðurin vil teg taka landssmannin í utanviksmálinum jenus arana so royni mann nú at flyta fokus og eg haldi at hann segði nakað um at undanfarna samgongan skuldi hava viðgjørt hetta her øhpál mikkesen táverandi uttanríksráðharrið er ikki í tinginum nú tíverri men men hann gjørdi púra greitt júst tað sama sum okkara uppskot sigur og hann átti atkunna svara fyri seg og tað fer han okkon yðua eisini at gera hann segði í øllum samskifti sum var bæði við amerikanskar myndugleikar har beinleiðissamskifti var við amerikanskar ambasadørar at tað má eingin samráðing fara fram eingin avgerð takast eingin leggja ætlanir fyri føroyar uttan so at føroyar eru beinleiðis við í samráðingum um tað sum fer fram í okkara landi í okkara sjóøki í okkara loftrúmi tað meldaði hanni eisini alment út hann segði tað púra greitt og tað bleiv væl móttikið av til dømis usa tað ernokk eingin ivi um at t tann útmeldingin tá var frá póul mikkelsen tá var eisini púra avgerandi fyri at at amerikanarar nú hava faktisk hava gjørt eina avtalu við føroyar eina sum jensarana hevur lagt fyri tingi sum vit øll taka undir við nevnliga teir skiltu tað at tíðin er farin frá vit liva í tvey túsund g nú í tvey túund og einogtjúgu tíðin er farin frá at lond bara kunnu brúka onnur til egið gagn út frá sínum egnu áhugamálum og at tað býr fólk í føroyum tað skiltu amerikanaar teir skiltu tað skulu vit hava nakað ígjøgnum í føroyum so mugu vit tosa við føroyingar beinleiðis og tað er tað sum alt hetta málið snýr seg um tað snýr seg ikki um tað sum siga um mann skal velja millum eystur og vestur ella móti millum verjusamgongu tað snýr settkiki máls slerkki um tað tað snýr seg bara um hvør ið samráðist og eri við til at taka avgerðir um lægnina hjá hesum landinum hjá hesum fólkinum hvørki meira ella minni og eg eri ótrúliga harmur um at hoyra løgmann siga at fyri tað fyrsta alt tað sum hann segði vist anhersagt tað saman við danir sum hann segði haratangsrúrarpalli og tað sum verður sagt um hesin málini verður og lisið runt um allan heim og tá ið danir hava tíðindafund um hetta her so verðu tað lisið í øllum stórveldnum og sagt avgerðin er tikin og sum tað ljóðar á løgmanni tí sum hann sigur so vá hannslett ikki havt nakað krav um at føroyingar skulu hava ávirkan ella avgerðarrætt ella samráðingar og eg havi spurt

tá ið málið kemur fram viðvíkjandi radarar eg skilti hara verið leiri fundir hevur løgmaður so nakan t umhugsað sagt tað hyggr visti tit ætlað at gera nakaðvið iniradarar í føroyum ein hernaðar radara sum tað jú er og eg haldi ikki mann skal loyna at fjala tað fjala tað undir nakað teppi so mugu tit fyrst fáa grønt ljós frá okkum um nakað skal samráðast um vegna okkara land tað heviki vr ringt at sagt tað tað er tað einasta vit biðja um tí sum eg nevndi í mínari røðu tá hetta her við at siga tað at vit eru við fyri at læra torsaka frú forkvinna tað ljóðar næstan sum hann er farin yvir ta heilt heilt gomulugu undir brátligheitina sum er ógv nógv longri í dgypri farið enn tingfólk í hesum høga tingi hava gjørt í tey síðstu hálvfjerðs árini tí har hava øll sambandsfólk øll fólkafloksfólk øll sjálvstýrisfólk øll javnaðarfólk øll tjóðveldsfólk framsókn vara ikki tá men tað gera tey eisini nú tey hava sagt nei tá tað kemur til hernaðarmál vit hava ongantíð foroya fólk hevur ongantíð givið ræði frá sær til onkur annar skal brúka okkum hernar endamálin at gera okkum bumbumál ella hvat sum helst hetta skal løgtingið avgera men løgmaður fer longut iki nei nei neiei vit hava sær ikki avgerðarrættin tí formliga sæð so víshndi heimasýrðislógina ja hvar stendur í heimastrýrslógini at froya fólk ikki kan taka avgerð um um tey skulu brúka vera bumbmál tað stendur ongastaðni sum mann man góðkennir og keypir tær fortreytirnar sum í hesum førinum danmark leggur fram og vit vita øll tað vit muga vit b vit ublíva vaksin og skilja tað at danmark hevur síni áhugamál at røkja tað er einki løgi í tí tað er einki løgi í at danmark brúka føroyar og grønland sum eitt hernaðar politiskt kort høvdu øll onnur stórvellur gjørt á eisini og kanska við harðari maktin hvat danmark hevur gjørt men vit tosað enn sum um at hetta er bara ein spurningur um at danir skulu hjálpa okkum nei teir hava síni áhugamál teir spara óteljandi milliardir krónur í hernaru útreiðslum tí teir brúka føroyar og granlandi kunnu ikki koma so langt í hvussuer og so samráðast út frá tí og hetta uppskotið sum løgmaðurinum mælir til at fella tað staðfestir bara tað at eingin kann taka hesar avgerðirnar uttan at løgting løgtingið føroya fólk og løgtingið vegna føroya fólk tekur avgerðina og tá tosað ta ikki bara um at taka eina lidna avgerð hjá onkrar annar heúr samráðast sum ein pakka fyri fyri fyri fyri føroyar bárðrnlelsin hevð ikki góðtikið tað sum stjór í einara fyritøku at eitn onnur fyritøka apliða samráðis um hvat skuldu henda hansara fyritøku leyðan pakka fyri hann hann hevði jvandi kvið til samráðingarnar fyri at útint áhugamálini hjá teirri

viðgjørt á løgtingi fyrr í hesum málinum ja eg kann bara taka tey fyrstu sjey løgtingsmálini standa her drúgvar útgreiningar av natostøðuni av lorðan c at hevur viðgjørt á tingi óteljandi ferð so vit mugu heldur ikki gloyma søguna ella hvussu ikki umskriva søguna løgtingið eviðgjørt tað óteljandi ferð og tað gera vit afturnú so frú forkvinna hetta er púra greitt at talan er um er hernarar radara tað mugu it ikki fjala tað er púra greitt at nógvav áhugamálum í hesun her og nú liggur tað á okkum at siga so taka vit sjálvand sjálv og samráðast um fortreytirnar her skal hann gerast so halda vit og tjóðveldi at so skal mann sjálvur gera enar ratara tað geva íslendingar uttan trupulleikar og visti tað skal ver onkur annars o regutað og brúkar okkum nú aftur í hernapolitskum samanhangi so eru vit ikki við upp á tað men løgmaður hevur bar tað ikki sagt nakað signal til danir taðe ikki r løgið í at danir við við donsku politikarum sum einki hava føroyar at gera at tand o halda tíðindafundur fyri allari verðini um hvat skal henda íí
føroyum í framtíðini takk fyri frú forkina takk fyri tað eru fleiri
viðmerkingar tann fyrsta er frá bjarna kárasom petersen ger so væltakk fyri frú frú forkvina ja nú byrjaði ørkymlast eitt sindur eg haldi at vit eru farin í eitt øgiligt skráplan landstýrismaðrin í uttanriíkismálunum sigur at tað hevur ongantíð verið nevnt tát talan var um ein ein hernaradara so vítt han visti og nú er mann farin so langt at fara kallara radaran fyri ein friða radara um tað ikki er eitt sindur orvelianskt so so veit eg ikki hvat er men men annars púra samdur við tí sum høgni hoydal sigur íslendska bjargingartænastan hon hevur fýra varslingsradarar sum tað eitur tekniskt sum hon sjálv umsitur og hon kordinerar so tann eftirlitsinnsatsin og sendir informatiónir sum eru viðkomandi til eitt høvuðssæti í týsklandi tað er væl møguligt at stovna eitt eftirlit vistu t er tað sum føroyingar ynskja uttan um ta ta donsku verjuna tað ber saktans til orsøkin til at vit ikki duga at hugsa í teimum baðnum er tí man er so inngrógvin í ríkisfelagsskapshugsanina og oyndar
sannina at mann fær
takk fyri høgni hoydal ger sovæl á tað varu sera greitt hjá bjarna kárasom petersen og eg kann bara vátta tað tí eg havi sjálvur sitið í samráðingum við aðrar myndugleikar milum annað við natu og við bretskar myndugleikar sum siga tað at føroyingar eru fult førur fyri at hava taðat vit kalla við sevila tilbúgving altso eftirlit við fiskimarki bjarging umhvørvisfelagsskap vit hava avtalu við onnur lond og tað kunnu vit væl gera vit eru eisini førur fyri at reka radarar sum bæði kundu verið til at yvirtaka okkara egna loftrum t hava betri eftirlit íð láttrúvnunum í føroyum men eisini á sjógvi tað evi verið ein fín íløga hjá føroyingum at gjørt og har ið liggur møguleiki at vit sjálvir reka tað og so kunnu vit lata tæir upplýsingar sum aðrir partar máttu havt tørv á tað er tað vit mæla til sum bjarni káras peteren hevur púra rætt men tað sum løgmaður sigur hanno langtsíðani spalsar av við samráðingarstøðuna við teimum útsøgnim ham stendur her nú og verju danskt vald í føroyum
treytaleyst
yjaspur langord ger sovælja takk fyri frú forkvina tað er eitt sindur herligt at hoyra høgna hoydal royna at skapa ein sumstans í nøkrum sum eg síggi slekki íku nakað supltans í altso í mínari ferð vil høgni hoydal leggja tað upp til at drini bramsen forsórarsministara ikki vilja ata hata upp til føroyingar at gera av jú avgerðin liggur hjá okkum uppgávan hjá okkum nú verður at fara inn nú at byrja eina forhandling upp á men vátt hvat kunnu vit fáa burtur úr hesum her eg veit væl at høgni hoydal vildi kanska vit vóru longu frammi í skóginum men tað ieftir allir møguleikar liggja onkur her beint nú og nú komas tú tey fýra næstu fýra fimm seks sjey árini at vísa men hvat kunnu vit fáa burtur úr hesum her ogeglovi tær høgnu vit skulu nokk
og okkara part takk fyri
frú forkvina eg veitikihus skal svara jaspur langard uttan tað at eg veit hann uttan iva hevur sæð ymsar amerikanskar filmar og har er nokk so kent hugtak ví amerikanskum filmi sum eitur eina ofør jokantrefjús altso eitt tilboð tú ikki kanst fraka tavil siga onkur leggur trýsta á teg so at tú næstan bara hevur ein møguleika at velja antan í etlar nei tað hevur einki við fólkaræði at gera tað hevur einki við at røkja føroysk áhugamál at gera at onkur annar sum eg avi endir nevnt itt dømi onkur við kommunu men eg kann eisin taka jaspurt langurb so onkur samráðast inni á tín matrikkli harra jaspur langord gjøgnum forkvinnuna og liggur og ger avtalu við onnur um kanska hendir in á tíni matrikkli og aftaná leggur eitt liðugt uppskot fyri teg at sita g ja ella nei og sita nei ja so fært tú kanska stórar trupulleikar av øllum samdstarvspartum tað hevur einki við fólkaræði og samráðing og at røkja áhugamál at gera vit skuldu sjálv gera hesa avtaluna tað segði undanfarni landstýrsmaður pál mikkelsen og meldaði tað alment út og eingi stórveld ímóti malti tíð hvat verður
fegin um at samráðast við okkum takk fyri og eg skuldi sjálvandi minna jaspur langoyrd á høgni á tingi eitur høgni í hoydal
næsta viðmerking frá khristian andreasen ger so væltakk fyri frú fforkvinna sum eg havi skilt málið so var tað soleiðis at tað ev gjørt eitt forrík í danmark um nakrar útreiðslur sum skuldu avhaldast í í í kongaríkinum og føroyingar hesin spurdi við a tit hava ein radaru ella vil ikki vilja tit ikki hav hvussu tað kann blíva gjørt til eitt eitt tjóðskaparmál hvann vit vilja velja spurdir um vit vildu hava ein radar ela ikki hava hann tað skilji eg ikki ø vit í føroyum eiga at spyrj okum sjálvand hava vit behófyri hesum radaranum saman við føroyskum eygum og hava vit behóv fyri um sæð við føroyskum eygum og vilja vit hoyra til vesturheimin og og tann partin av verðinu sumvit eru ú nú so skaluvit siga ja til at at fáa ein radar at nstaldera han tað virkar prá meg sum høgni hoydal ikki viðurkennir at vit eru í einum ríkisfelasskapi og hevði mann so kunna arbeitt ímóti tí at t at tað leys sum so stavar íkaai men mann brúkar øll møgulig onnur óviðkomandi mál til líkasum at sníggja seg burtur úr hesum her felagsskapinum sum hann ikki viðurkennir høgni hoydal veit væl tað at vit hava eina yvirtøkulóg sum sigur tað at føroyingar kunnu ikki yvirtaka uttanríkis og verligum og trygdarmál

hoydal gersvæjú frú forkvina so langt er viðið komin í føroyskum politikki at hevði mann havt somu støðu so høvdu føroyar verið eitt í eitt longri aftur innat ant at tað er bara veruleikin lat danir avgera alt la danir avgeran vit ikkikunna tosa føroysku skúlanum lat danir avgjeat einki fiskimark hava lat danir avgevt ongan uttanríkispolitikk hava shøvdu staðið har men eg kann so upplýsa kristian andreasen at tað er kvokkin er ein grímur á skóg eg standi her við einum uppskoti sum hákun djurhuus sáli undanfarni formaður fólkaflákstur legði fram tað eitur mótmæla ímóti herstøðum í føroyum lesur hann ta uppskot visthann tímir at leita í skjølum tað bleiv annars samtykt som mótmælaranr móti at danska stjórnin hevur samrátst um at brúka føroyar at seta ein hernaðarradar upp her og tað skal føroya løgting taka avgerð um hetta var so hákun djurhuus formaður og fólkafloksins sum tá var umboð fyri hin føroyska fólkaflokkin radikalt sjálvstýrið av tað men so langt er vit komin á krisjan andreassen formaður og fólkafloksins sigur hað at tað er fja so danir hava bara tikið onkra avgerð tað er akkurát sama støða og tá hevði

takk fyri beinta løv jakobsen gersovælja takk fyri frú forkvinna løgtingið verður javnan sagt at vera elsta ting í heiminum og tí kann tað vera undrunarsamt at løgmaður sigur at vit framvegis eru við fyri at læra og eitt annað sum eg eisini má spyrja um tað er um løgmaður formaður sambandsflokkur framvegis heldur at vit eru við fyri at læra so má tað merkja at sambandsflokkurin ikki setir seg føra fyri at stýra og tí má eg spyrja hví bjóðar sambandsflokkurin seg til at stýra hesum landinum tá mann sigur mann ikki førur fyri
tí mann er framvegis við fyri at læra takk fyri frá forkvinna
ydl gersja frú forkvinna eg eg haldi bara a latið horðini hjá beintbeint í løgu staðið tí at tað er ú júst tað tað snýr seúg um ati at vit hoyra her á ná tyngstum røðarapalli í tvey túsund og einogtjúgu ja men vit lurta bara eftir dømumi vit við fara at læra og nú mugu vit kunna viðgera trúvnaðarupplýsingar tað snýr seg um at røkja áhugamálini vegna føroya fólk tað er tað sum føroya løgting er valt til vit hava valt ein løgmann sum vegna løgtingið skal gera tað og skal ikki verða ein undirbrátnligur teknir hjá donskum myndugleikum í føroyum men tðhar standa vit í dag og tað er iki so løgið tá hann so ennta fær stuðul frá hinum føroyska fólkaflokkinum júst soleiðis er tað ómaná erna tað formliga siga tað a vit kunnu einki vit duga einki vit kunnu einki føroyigar staðið fullkomið av stað t vituhøvdu vit høvu tosað danskt í føroyum einki fiskimarcaft ja neyvan høvdu havdu havt fólkavøkstur í føroyum vit høvdu fim túsund fólk í føroyum um hesin hugvim
ur stóð við
biljustinusen ger sovætakk fyri frú forkvinna tað er so øgiliga ymiskt hvussu ið vit politikarar halda at vit røkja áhugamálini hjá føroyingum best sum støðan er nú so halda vit at okkara áhugamál á verjuogtrygdarøkinum liggja best soleiðsnar sum tey liggja nú annars hevði støðan j verið ein onnur tí vit hava sjálvsavgerðarætt og kunnu til ein og hvørja tíð gera støðuna øðrvísi men vit hava ikki tikið loysing tí taðn finst ikki ein meiriluti í føroyum fyri at taka loysing tí kann okkara støða ikki samanberast við ísland men eitt sum høgni hoydal ignorerað alla tíðina er at jenis arana hevur ígjøgnum hesa tilgongdina alla tíðina víst á at eingin avgerð verður tikin uttan undirtøka er fyri tí í føroyska fólkastýri tað hevur hann taðher han víst á alla tíðina og tað hevur verið respekt fyri tí sjónarmiðnum frá dønum av
og tað haldi eg er ikki so galið eg má aftur minna á at tað er øgiliga nógvur ófrigir í tingsalinum beint nú tað er trupult at hoyra tey sum hava orðið
frú forkvinna avgerðin er fráboðað á einum tíðindafundi í danskhøvuðsstaðnum hon er fráboðað til allan heimin føroya landsstýrið hevur ikki gjørt vart við at tit kundu ikki samráðast um okkara framtíð vegna okkum og so bara koma aftaná og spyrja tt við upp á tað jaspur langard spurdi áðni jamen sini bramsin hevur sagt bara kunnu siga nei hvørjar avleiðingar fær tær fyri føroyingar hvørja avleiðingar fær tað fyriokkara viðurskifti við okkara samstarvspartar sum vit sum vit hava dugað ómetaliga væl at fingið avtalur við tí vit duga at røkja okkarat áhugamál so hatta er aftur ein umskrivingar veruleikan ogtað nyttar ikki allan tín at kasta tormold í eyguni av fólki alt løgtingið hevur áður tað iki nakar viðnakað vvið at vit ikki kunnu nakað alt løgtingið hevur áður samtykt uppskot sum er meira radikal en ta uppskotið sum tjóðveldið heur lagt fram nú alt løgtingið við serliga við fólkaflokkinum átda javnaðarfólk sambandsfólkarhava atkvøtt fyri tí og hvat skuldu veri broytt síðani tá er er ð er tað er tað er tað minni loysing nú enntað var tá tað tordi mann væl at siga tá og miljistinusen nevnir onnur lond ja hvat høvdu íslendingar sagt at danir fyri sovít vitstúta hava fráboðað en vhvathevu danirs at vista va fráboðani tíðindafundur í berlin at týskland nú hevði samráð seð fram til usa um at leggja ein ein hernara radara í danmark ikki ein danskir politikarar hevði sitið á stólinum í eitt sekund tey høvdu lopið e upp og sagt hvat er hetta ferð nakað tíð høvdi sagt tað vit hava fólkaræði vit avgerað sjálvi hvat hendir í okkara egna landi og tað er tað sum føroyingar eisini skulu gera og tað ivist ikki í teir flestu føroyingarnir eru
hundrað prosent samdur í takk fyri tann næsti at røða verður jaspur lang
ger sovæl ja takk fyri frú forkvina tað sum fekk meg at fara upp aftur e ætlað ikki t far upp aftur tí hendan her myndin vit hava hoyrt frá høgna hoydal nú fleiri ferðirnar um at at eg eigi eitt matrikkil og so kann onkur annar koma inn á matrikk mítt matrikkil og fara inn at gera forhandlingar fyri meg eg haldi tann myndin er púra skeiv myndin er soleiðis at eg og konan eiga eitt matrikkul saman eg at fara fara út og gera eina avtalu við við einannan er ein banka ella hvør tað skal vera og komið so aftur til konuna og fortelja fyri henni men hvat er tað fyri ein avtala eg havi gjørt og so kunnu vit semjast um at hetta er tað at vit vilja taka undir við og og so er so søðan ikki longur takk fyri hara formaður

tann fyrsti frá høgnhoydal gersvælja frú forkvinna eg eg royndi at siga við jaspur langur e haldi eg ikki hann kala fara handan vegin tí nú lýsti hann jú tað sum ja eg veitikkihvat orðið skal brúka men eg einaferð segði á danska fólkatini tapar itt sindur illa upptikið at tær blívu við at lýsa hetir her sokallaðir ísfelaskapin sum eitt ektaskap sum eitt hjúnaband men jaspur langord veit væl tað vist etti talan er eitthjúnaband so er tað væl tað sum mann kallar fyri eitt fingsliskt hjúnaband í aðrastaðni í heiminum tí at brúðurin er bara einaferð spurd um so er at føroyingar brúðurin eina ferð bleiv hon spurdi nín hunhsen seksogfjøruti hon segði nei tá akk g vil kki hava brúðkomlin tí men píkari sjoy siturin og situr og føstu í tí enn
ja viðhvørt kal mann kanska vera varin við hvørja myndatala om mann brúkabeint a løga jacobsen ger so væl áh nei ja
svara gersvælja takk fyri frú forkvina ja har kundu gia nógvar stuttligar og góðar meiningar og og myndir upp á akkvat eta her eg haldi sjálvur at vit hava eitt fantastiskt eyktaskap vit hava livað saman øgiliga leingi vit hava sjálvandi verið í í baldrusum tíum í í í periotum men eg haldi at vit kunnu fegnast um at vit hava hetta eytaskapið hevur hildið vit hava funnið loysnir sum hevur borið okkum sum samfelag og okkum sum ríki framá mál so eg haldi at vit hava atat fegnast um akkurát hesum økinum og eg eisini vísir í tí at at hetkta eytaskapið skal vera leingi afturat og eisini
finna eisini eina loysn upp á akadettar takk fyri
og so var tað beint til lívið jacobsen ger so væl tú forkvinna eg má bara staðfesta jaspur langur tá hann gongur so ikki inn fyri javnstøðu í hjúnnarbandinum tí hetta svarar til at danmark vilt siga tað er maðurin og føroyari er konan so sigur danmark tað verður soleið so konan

ger so væl ja takk fyri formaður hóast tú forknar akkurát hvør bestemmar í hesum hjúnabandinum og hvør er maður og hvør er kona at tonki at tað nú hugsi eg ikki so ilja nógv um tað men meir bara um konsultiónin og kanska eina mótsagn ímóti tí sum høgni snakkar um høgn hevdaligt her við at tað er í teimum matrikliga sum ein annar kemari kem minna bestemmar eg haldi vit hava um ein ríkipelagaskapaskap
eg haldi tað hand við mugu vit halda okkum til takk fyri takk fyri so er tað høgni hoydal sum fær orðið
ger sovæsovrt tað tað var faktiskt bara ein útvikað viðmerking eg ætlaði bara áðrenn fyrsta viðgerð endar um málið kemur jeg í nevnd meni kristin andriasen hevði nakrar hevði nakrar viðmerkingar um støðug fólkafloksins men eg kann bara siga við hana at vit hava øll tey løgtingsmálini sum hava verið á tingi her við teimum tryggu viðmerkingunum og eg kann bara hetta liggur í tann gomlu løgtingstíndim og eg kann eg kann fáa tað margfalda til til fólkaflokkin um tey hava hug at fáa tað síðani havi eg eisini eg haldi eg spurdi eg haldi eg spurdi landstýrsmannin um í dag eg veit ikki eg spurdi løgman men landsstýrið gjørdi eg sjálvt eina kanning sína tíð av hesum við hvat er tað sum liggur í hesum við spardum verjuútreiðslunum við viðvíkjandi nato og landsstýrið gjørdi so eina kanning millum annað við samstarvi við miðflokkin í ár tvey túsund har veg rætsat hugdi eftir hvussu hava verjuútreiðslunar hjá dønunum verið í mun til tað teir hava bundið seg til og har vísti a segater hava goldið nógv minni enntira bundið seg til tí at tað bevur so váttað frá fleiri donskum uttanríkisráðharnum tí teir hava brúkt føroyar í grønlandi sum eitt kort og fyri iki at nakar skeivir upplýsingar at fara fram so er talanin sum við landstýrið fann tá bara tøl frá seksoghálvfjerðs til níggjuogfýrs sjálvandi e fri at hat føroyar verið partur av hasumi líka síðan níggjuogfjøruti so bara fyri tey trettan árini har hevur danmark so spart áleið fimmoghálvtrýss milliardir krónur fyri bæði føroyar í grønlandi fyri bæði føroyar í grønland og tekur man so alt tað sokallaða tann sokallaða bloksstuðulin hvat mann rópa tað ríkisstuðulin sum átti at veri tað átti kanskat verið kallað leiðuvirði av íbúðunum hjá øðrum tekur mann tað burtur so hevur danmark havt eitt eitt yvirskot bara hesi her trettan árini altso eitt yvirskot aftan á tey hava goldið tann sokallaða bloksstuðulin upp á einar tjúgu milliardir krónur tað merkir ikki at føroyingar kunu fara niðurtil nato siga v skila hasar pengarnar hetta merkir a soleiðis sleppur danmark bíligari men tað vísir tað at bara umframt hesar pengarnar harafturat e liggur tað jú eitt ófatiligt virði í tí teirri støðu danmark fær sum umboðandi tey sum eitt stórveldi í arktis danmark liggur ikki í arktis her ligjá grønland o hyggja føroyar og hvønn fyrimun tit ikki gevur teimum í handilsavtalum samskifti við onnur lond tað er har tað stóra virðið liggur at lata hurðar upp og so framvegis og tað mugu vit eisini taka við í viðgerðina at føroyar hava sum land eisini v samráðast beinleiðis við onnur lond ein stóran stóran fyrimun í sjálvi at taka avgerð um og so at siga at brúka okkara ótrúlig strategiskum støðu her mitt í norðratlantshavi vit liggja í miðjum øllum vit eru porturi til arktis i liggja mitt í øllum kat man siga sum hevur verju at gera og tað mug vit læra okkum tá vit tá løgmarar tosar um at læra vit mugu læra okkum at hugsast sumó
fólk og ikki sum tænari hjá øðrum takk fyri tað eru tvær viðmerki
kingar tann fyrsta frá khristiani andreasen ger sovæltakk fyri frú forkvinna eg kann siga við høgna hoydal tað at støðan hjá fólkaflokkinum er óbroytt í mun til hvat ið bleiv sitera fyri nøkum nógvum seimas árum síðani fólkaflokkurin vil at føroyar blíva sjálvstøðugt land at føroyar føroyingar taka støð við egnum landi og eg segði í áðni at skadradarirn installærast í føroyum som skulu føroyingar taka avger um tað longri er tann søgan ikki og tað sum eg so siga tað er tað at vit eru ein sjálvstýrisflokkur hvønn dag vit arbeiða hvønn dag fyri størri størri sjálvstøðu í mun til danmark tjóðveldsflokkurin er bara sjálvstýrið í andstøðu tjóðveldsflokkuri hevur útlukkað fólkaflokkin frá øllum sjálvstýðs arbeiði líka síðan tvey túsund og fýra otjóðeldsfokkurin meinar einki við sítt sjálvstýrists í andstøðu hetta er bara goyl fyri at ohasin hetta málið um radarain verður bara tikin fram sum eitt mál at at goyla ein stemning upp nú er mann knappliga andstøðu númán at hava sjálvstýri ta erikki sleðinrat vit at
eg vil arbeiða harra formaður ella frá fólkum
takk fyri høgni hoydal ger sovælfrú forkvina eg skal sjávandi taka mín part av ábyrgdini um tað nú vit fáa hesar gamlu skotkravirnar framaftur tað skal andreasen sigur er ikki rætt tjóðveldið hevur millum annað undanfarnu samgongu hvussu eg tað var for lítið vit hava yvirtikið kortsmyndugleikan vit hava yvir tikið familjurættin mann kl yvirtaka loftrúmið tað arbeiddi so pál mikasa við meg koma ikki á mál so so tað passar so ikki at at at tjóðeltsflokkurin í í samgongu bara er er sum fólkaflokkurin sum sleppur øllum sum eitu kvarmál og tað var eisini annars fólkaflokkur sum blakaði tjóðveldsflokkin út úr fullasamgonguni bara atfyri at fáa søguna a rætta men tá søgan er skeiv so verður sá søgan er skeiv so verða niðurstøðurnar eisini skeivar kristan andreasen kallar tað geil hann kallar tað geil haldi eg tað orðið brúkti hann um tað at føroya løgting vegna føroya fólk skal taka avgerð um hernaramál jamen so hevur hann harvið kallað alla søguna hjá hjá fólkaflokkinum sum eg standi við her fyri geil tí tað var fólkaflokkurin hákun djurhuus millum annað formaður fólkafloksins sum bleiv løgmaður beint aftaná sum legði tey fyrstu veruliga uppskotini ramsegtur at vit mótmæla at føroyar verða brúktar í hernaramálinum tað er bara fara á løgtingnusm kann gera tað tað gjørdi fólkaflokkurin tá
men nú kallar kristian andreasum tað fyri geil tað
takk fyri jaspur langord ger sovælja takk fyri frú forkvina vit hava hoyrt ofta hetta her søguna um athvat danir fáa burturúr okkum ella okkara støgu serliga tá ð he sónkum radari eg haldi tað er eisini viktigt at finna útav men hvat kostar tað teimum londunum sum eru partur av natu tey londini sum í dag eru inni í natu skulu betala trý prosent av bnp tað var svarað til at vit føroyar føoyar føroyar skuldu verið beinleiðis partur men so skuldu vit brúkt seks hundrað milliónir um árið seks hundrað milliónir um árið fyri at vera partur at at biðdrivið á okkara innsatsi til tað sum tað kostarat vera partur av av av nato og eg haldi ata er eisini tað er sæ nevnt at tosa um inntøkurnar men egn i eisini tú at sígja mer ta er eisini nakrar útrótljur sum fylgja við
takk fyri
oydal gersovælfrú forkvina eg eri harmur um at eg t eg eri atvoldin tilat aftur verður flutt fokus vi hesum málinum eg greiddi jaspur langord frá at undanfarna atur fullvælslandser væl longu í samráðingum bæði við nato við bretskar myndugleikar og tað er ikki so at føroyingar sum ein sjálvstøðug tjóð ella við egnum ræði á hernaamálim skuldu gjalda trý prosent um nato ísland rindar einki tað sum føroyar hin vegin gera og ísland tað er at vit hava langt síðani bygt upp á eina sebilatilbúgving í føroyum av egnum áum vit hava kanska heimsins mest mest framkomnu tyrlutænastu í dag til bjarging og leiting altso sørgin reskrym vit hava okkara okkara egnu okna okkara egna fiskiveiðaeftirlit vit hava aðra tilbúgving og longu har brúkar vit jú langt omanfyri altso tvý siðfrái milliónarupphæddir tað er tað sum skal til fyri atkunnana samstarv við onnur lond í dag ísland hevur ikki nakrar útreislur til til henna her sjálvandi hava tað í tað men tar reka fýra radarar og teir radarar geva stórt stórt yvirskot til íslands tí teir eisini umsita millum annað okkara loftrúm tað gevur hundraðgtals milliónir og forrestin fór fólkaflokur eisini væl upp á tað í tvey túsud ogfimtan at loftrúminið skuldu yvirtakast og teir lova at teir sulu geva hundrað milli ónir inntøku um gangandi
so soleiðis skal mann síggja tingini rímiskt takk fyri so er tað landsstýrismaðurin í uttanríkismálum
jenægersovæl takk fyri tað va bara nøkur smá ting tað fyrsta tað er eg ómetaliga glaður fyri hesa debattin í dag hetta kjakið í dag tí eg haldi ikki at eg havi hoyrt ein einasta ein tinglim siga ati viðkomandi ikki ynskir at føroyingar skulu taka avgerðin í hesum málinum eg haldi at øll sum hava havt orðið at siga sjálvandi skulu føroyingar taka avgerðina og tað er fantastiskt at honr komin har til vistu okur hugsa um fara nøkur ár aftur í tíðina fyrst í trýssunum hvussu varð tað hann fekk álagt løgmaður tá altso nú kunnu søgufrøðingar kunnu kanska rætta tað vilst ikki passað me g havi lisið meg til at hann fekk álagt hann mátti ikki siga hinum báðum landsstýrismonnum teir vóru tríggir í landsstýrinum hnn mátti ikki ein ganga o siga teimum frá hvat ið danir ætlaði í á sátnfelli hann fekk tað at vita ið trúnaði hann mátti ikki ein ganga siga teimum báðum sum havd arbeitti saman við til dagligt tað havi i lisið meg til í hvussur ogh tá er støðan ein onnur í dag har hav okur fingið at vita vissu okur siga nei jame so verðu tar enntá respektera tað erein stórur munur og at okur hava løgtingsfólk og føroya fólk øll vita hvat gongur fyri seg øll vita hvat danir ætlað øll vita tað øll vita hvat danir ætlað tey hava fingið tað at vita á ymiskan hátt teð verðið frammi tá ið eg nevndi høgni hoydal við formansinsloyvi tá i eg nevndi at farna landsstýrið tvey túsund og sekstan varð biðið um at koma og ikki vildi koma í at arbeiði fyri at kanna trygdarviðurskiftini í norðuratlatshavi í artis so var tað eingin je bi breytaði ongum nakað sum helst tað gjørdi ikki eg nevndi tað sum eitt søguligt sagt um men ókey okur fingu at vita edva jakobsen vísti okkurt søguligt at okur fingu at vitað at tað var runað søgan var runað hon blakaði við runi hon vísti á nakað søgugt men eg vísi át nakað søguligt eg taki ikki støðu til hvat ið hendi í tvey túsung sekstan um tað var rætt ella skeivt men tað landsstýrið valdi ikki at vera við í tí arbeiðinum sum danir bjóðaði teimum at vera við í men tað kom so eitt úrslit burtur úr tí sum er byrjanim til tað sum okur standa í dag nógv ár aftaná og standa lið um lið øll samd og eg trúgva at alt føroya fólk er samt í og tí havi eg stóra vón til tað sum liggur fyri framman eg vænti at hvør einasti ein føroyingur uttan mun til hvar viðkomandi býr uttan mun til aldur er samt í at føroyar føroyingar skula sjálvir taka hesa avgerðina og so er tað øgiliga manpulerandi haldi eg tá ið høgni hoydal sigur jamen tað er boðað út í allan heim og tað fer at fáa ótrúliga ósylgir fyri okum visu okur siga nei su orsaka formaður tvætl sórut tvætl tað vil bara vissu okur reis okum og tað mátti glett att tjóðveldiðs hjarta vissu føroyingar søgdu visti tað hendi at føroyingar skuldu sagt nei so hevði tað bara sent ein signal út um at her býr eitt stolt fólk sum ikki læt letur sær altlin
tá takk fyri takk fyri eg haldi at tingfólk tvætla ikki og tey manipulera heldur ikki tað er ikki góður málburður á tingi
so eru tríggjar viðmerkingar tann fyrsta øgna hoydal ger sovælfrú forkvina eg fari bara at minna landsstýrsmannin á at at hann skal jú eisini upplýsa rætta tingsrøðarpalli og eg veit so einki um at naka undanfarna landsstýrið hann sigur at landsstýrið eg var sjálvur landsstýrinum er biðin um at koma við nakrar samráðingar tað veit eg einki um eg veit at pol mikkelsenhevur hava samskifti við danskar myndugleikar og hevur boðað greitt frá vegna tað landsstýrið at tað verður ikki hvørki samráðst ella gjørt nakað annað á hernaðarligu økjunum í føroyskum sjógvi loftrúmið og á landi uttan so at føroyingar sjálvir samráðis beinaðist við teir partarnar sum ætla at gera tað eg fariat byrja bara jens arana um at vátta tað og annars at har við at siga ataðerikkihevu ávirkan hvat danmark meldar út í a vistað er søðan hjá jensa rana so halda ikki vit hava so haldi eg stakki vt eru heilt á somu bylgjulongd her visti vist hann ikki sær týdninginav tí at danmark meldar úr kaomman ætlar at brúka føroyar til og ja vistu vit siga nei ja landstsmaðuri hoyrdi løgmann fær løg
foi ær at siga nei rokna hannvið tí
takk fyri jenisarana ger sovæl okur ikki eru á bylgjulongd nei meg haldi at at at dirvi svíkur sum ikki eina ferð hjá tjóðveldsfólki tað haldi er tað sum hendir nú hevur mann longu funnið sær eina eina umbering fyri hvat kann henda hesin føroyingar siða nei nú skulu útlendingar hava skyldina fyri at teir okmugu ikki nei tí at so fara teir at reagera men skuldu tað hent so vís tað bara styrkið hjá hjá føroyinginum eg fari ikki at seta spurnatekin við við míni hvat míni embatisfólk bera fram eg havi fult á
lita á teimum
fyri at edva jacobsen ger so væl fyri frú forkvinna nú bleiv tað sagt soleiðis at vissu virstu fólk siga nei tað verður kanska eg vænti at visti jens arana sum sum við sum hevur útanríkisráð at gerast hal bíða inntil kanska tað var trýogtretivu løgtingslimur millum annað sum sigi ja so verður tað kanska trupult at fáa nakað sum helst her í føroyum á hesum økinum g eg hugsi eisini tá sat sett megn í ta ím morgun har liggur skelt ymiskt í pakkanum sum saktans skann vera til til gott endamál hjá ymiskum eisini de sevilu og visti mann les hyggur eftir tí ordiliga men tað verður kaska ein avbjóðing at fáa mann sigur øll siga ja tað verður kanska trupult eg veit hvat søða eg havi til tað men men eg
tí bara ein takk fyri frú forkvøldi
takk fyri at landsstýrismótið ger so vælnei eg haldi tað at vit súkkurt standa saman til fortreytut og spæla kortini gott so trúgvi eg ikki upp á tað vera eitt nei tað trúgvi eg ikki men at rætturkunnu síggja tað er er tað er spennandi dagar og vikur og kanska mánaðir eisini fyri framman eg haldi at at standa okkurt saman sum sagt og spæla kortini væl
so verðu úrslitað gott akk fyri so mong vóru orðini so eru tað ikki fleiri sum hava biðið um orðið í hesum málinum og henda fyrsta viðgerðin er sostatt endakomin og um málið nummar fýraoghálvfjerðs um at uppskot til samtyktar um at einans føroya fólk og løgtingið hava avgerðarrætt um hernaður og trygdarmál í føroyum verður beint í uttanandsnevndini síðani fara vit undir fyrstu viðgerð av tveimum málum tað elr løgtingsmál nummar fimmoghálvfjerðs uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um búskapargrunn føroya parantesinntøkur frá ríkisveitingini kunnu flytast til donsku stjórna og fyrsta viðger á løgtingsmál nummar seksoghálvfjerðs uppskot til løgtingslóg um skiftiskipan til at gera fíggjarlóg landsins óheftað av ríkisveitingini og hesi bæði tingmálini nummar fimmoghálvfjerðs og seksoghálvfjerðs tey verða viðgjørd undir einum og tey verða beind í fíggjarnevndina og eg fari at biðja um framsøgufólktú koyrir rættarhattaga ja a ja er hevur fólkaflokkurin eitt framsøgufólk tað verður býtt eitt sindur um her annars er tað fólkaflokkurin sum eita orðið fyrst men tað verður fyrsti aksel villemsen johannessen fyri javnaðarflokkin síðan verður tað magnus rasmussen fyri sambandsflokkin síðani pálla reynatúgu fyri tjóðveldi biljustinussen fyri miðflokkin ruttvang fyri framsókn og annika olsen fyri fólkaflokkin tann fyrsti at fáa orðið verður aksel villembs
jóhannesengersovæl ja takk fyri til viðgerðar eru tvey uppskot vr viðgjørd undir reinum men sum snúgva seg um tað sama tað er se uppskot frá tjóðveldi sum snúgva seg um at vit at helvtina av inntøkuvøkstrinum hjá landskassanum hvørjum ári skal fara í búskapargrunn so minkar mann inntøkurnar soleiðis í landskassanum og tá upphæddin er komin á seks hundrað og einogfjøruti komma átta milliónir sum er tað sum veitigin er so skal landsstýrið fráboðað donsku stjórni at mann ikki longur ynskir bloksstuðul ella ríkisstuðul og endamálið er at gera føroyska føroyska landskassan og føroyska búskapin óheft av av ríkisstuðlunum javnaðarflokkurin er ein ein samríkisflokkur í tí liggur at vit hava ikki sum endamál at fara úr ríkisfelagsskapinum men innan fyri ríkisfelagsskapin vilja vit sjálvandi taka størri og størri ábyrgd av hesum samfelagnum og alla tíðina miðja eftir at gerast meira fíggjarliga sjálvbjargin men tað skal ikki gerast á ein hátt har vit verða ha veg skerja vælferðina hjá okkum føroyingum og tað gongur tyvir livirkoyrini hjá tí vanliga føroyinginum og hyggja vit eftir júst hesum uppskotunum so verður tað sagt at helvtina av inntøkuvøkstrinum skal ikki brúkast hann skal setast í búskapargrund við tí endamáli og skerja ríkisveikingina sum har nevnt nøkur dømir her peint seinastu fimm árini frá fimtan til nítjan haldi tá var inntøkuvøksturin óalmindiliga stórur í føroyum hann var átta prosent um árið í miðal og tað er sjáldsamt so tað kann mann halda ikki ordiliga brúka sum útgangsstøði ma mann hyggja eftir nógv longru áramáli og hyggja vit ein tjúgu fimmogtjúgu ár aftur ítí hvat hevus miðal inntøkuvøksturin verið há landinum so hevur hann ligið á gott og val fýra prosent í miðal gott og val tað nú havi eg brúkið tøl sum eg eri frá tvey seytjan og átjan taðkann vera broyttur lísinduri sum tekur tvey tei seinastu árini men har á lei og skal so helvtin fara til inntøkuvøkstrunum fara til at minka u blokkið við so merkir tað tvey prosent um árið sirka gott val men vit hava nakað sum eitur ein natúrligan inntøkuvøkstur eins væl vit hava natúrligan útreiðsluvøkstur tað er tað sum vit vanliga kalla fyri inflatión tavil siga at vit hava prísvøkstur og vit hava lønar vøkstur í samfelagnum

p upp á longri sygd tá rvit einki gera so visu vit samtykkj eit upskotið her íløgtingið so inniber tað tað at allarhelst so hava vat ikki ráð til nakar raðfestingar tey næstu árini og helst skuldu vit gerast sparingar í hvørjum ári

tað tað eru vit í javnaðarflokkinum skeptisk um at gera tað í tann mátan tí at tað kemur heiltsikkurt at ganga úta yvir bæði vælferðina og livirstøðið hjá okkum føroyingum á hinari síðuni vit fara aftur til seinasta valskeið

kk ikki bara seinasta vælskeið ter kanska ve hent onkuntíð fyrr so skal mann gerast meira sjálvbjargin fíggjarliga so er tað neyðugt at mann førir ein skynsaman og ábyrgdarfullan fíggjarpolitikk tað er tað fyrsta forsreytin og seinasta samgonga sjálvt um mann bæði gav ein skattalætta og pensjnistarnir fingu meir fyritrojarpensinistar og lesandi og familjuískoyti og mann eisini raðfesti heilsuverkið og annað øh so so megnaði mann at rinda eina milliard niður í skuld og mann megnar at seta eina hálvan milliard í búskapargrunn øhtað er tann mátin at gera tað upp á at mann blívuri ein sterkari búskap og tá manfærin ein sterkari búskap so kann mann siga at nú kunnu vit møguligarni fremja nakrar yvirtøkur sum kostaðu nakrar av pengum ella um tað skuldi verið at skerja ríkisveitingina nakað tað bleiv blivi eisini gjørdar yvirtøkur í seinasta valskeiðið ikki stórar yvirtøkur men har vóru nakrar millum annað yvirtók mann mann yvirtók kortmyndugleikan v yvirtóka familjurættarliga øki men tað gjørdi mann og tað hevði mann væl og virðuliga ráð til tí at mann hevði so stór yvirskot og tað skuldi mon lesna hava tí tíðin var góð og sum man so hyggur eftir hvat er hent síðani løgtingsval so eru tað stóra yvirskotið blivin stór undirskot so eg eg haldi ikki at løtan er beint nú hjá hjá okkum javnaðarflokkium ag samtykkja hetta uppskotið tí tað mæla vit t vælat ver frá tí vit ronia vís í at tað fer at viðføra skerjingar og at vit gera inntriv í vælferðina og í livirkoyrini hjá tí vanliga føroyinginum um vit samtykjaheta upskotið men ábyrgdarfullan fígjarpolitikk ábyrgdarfullan búskaparpolitikk leggja seg í geyma at seta pengar til síðus og at betala skuld niður so kunnu vit upp á sygd gott taka størri ábyrgd av samfelagnum og eisini fremja yvirtøkur harvið kanska eisini minka um um ríkisstuðulinr úr danmark tað m má málið hjá okum øllum men tað kal bara gerast inn á ábyrgdarfullan hátt tí at eingin ætlar hevir nokk so mál at vit í allar ævir skulu fáa tað í ríkisstuuli sum vit fáa her í tvey túsund og einogtjúgu su javnaðarflokurn fer at geva hetther sjávandi eina góða viðgerð í fíggjarnevndini men vit fara neyvan at atkvøða fyri uppskotinum sum tað fyriligurbent
nú takk fyri frú forskuna takk fyri
tríggjar viðmerkingar tann fyrsta frá bjarna kárasin petersen ger sovæl takk fyri frú forkvina ja púra samdur við akseli johannesen um at tann búskaparliga ábyrgdin og tað at kunna leggja pengar til síðis og at føroyska ábyrgdalan ábyrgdarfullan fíggjarpolitikk er sjávandi evsta fortreytin fyri at kunna sleppa sær av við ríkisvoytingina øhog hendan samgongan dugir ikki tað so væl tíverri í mun til undanfarnu h men so er tað eitt sinur meira til argumentið sum javnaðarflokkurin førir fram aftur aftur í mun til ríkisveitingina mann sigur at mann skal ikki skerja blokkin um tað merkir at tað gongur út yvir vælferðina so ella so og tað ejú sjálvandi eitt eitt púra vallita argument sum eg haldi eisini tey flestu hava tað skal ikki ganga hart út í búskapin og samfelagið annars men nær metir javnaðarflokkurin at mann er á einum sovorðnum vælferðarstøði at mann byrjar at fáa ráð til at skerja blokkin altso nær fara hesar seks hundrað og tveyogfjøruti milliónirnar ikki at ganga útí
yvir vælferðina takk fyri harra formaður
jatak gersovæl aksul johannesen at tað snýr seg um fáa búskapirn at vaksa so búskapurin veksur so unnu eisini fáa fleiri inntøkur í landskassan og inntøkurnarti landskassan mugu vera munandig fleiri enn útreiðslar ikki bara tí at tð e nar hákrenoturur men eisini í miðal yvir eitt áramál og tá mann hevur tað so kann mann siga at nú hava vit eisini rætt til at fremja yvirtøkur ella ella eisini kanska enntá at skerja ríisveikinginam tá tú kemur akkurát til hetta her við ábyrgdarfota fíggjarpolitikk nú hevur altso eg man hevu hug til at flenna lít sindur men tað skal ver ikki gera ha sjálvumhn h ug til tað t fíggjarmállaráðharrinr verið úti gera gott broytingara á að kemurtil landsbankan og búskaparráðið tí hon skal hann spara halda er fýra hundrað túsund krónur altso sama fíggjarmálaráði sum fimtan mánaðir hevur øgt raksturin við seks hundrað milliónum nú skal hann gera eina broyting sum skal geva fýra hundrað túsund krónur ikki tí mann kann altíð har sum mann kann og hartað er skilagott orratinalisera nevndarsamsýningar og annan altso fýra hundrað túsund krónur tá mannhevr brúkt seks huntan miliónr ug fimtan mánaðir seks hundrað milliónir eg veit ikki orlia um tar hongur
hal var saman
jatakk so er ta bjarni hammerfer viðmerking ger so væl ja takk hhra formaður tað er eingin ivi um at tað hevr gott at blíva heilt sjálvbjarging vistumann skal kalla tað tað men tað er eingin ivi um at tí tatta uppskotið vil vil hava stóra ávirkan og visti mann so hyggur eftir tí fíggjarpolitikkinum sum vór førdur í dag so etað haldi eg kann siga so e tað einki skil yvirhøvur eftir fíggjarpolitikkinum sum er í dag og tað er tkasta purdsmalnum tíni u mann koyrir landið dundrandi á heysum men mín spurningurin til aksel johannesen er hvat heldur tú hetta uppskotið vildi gera við ein møguligan suðuroyartunnil vildi framskundan elda vildi útseta eg vil gjarna tikið undir við hesum her uppskotinum vissu tjóðveldið legði upp til at hesin her penuringurin sum skal skerast niður bleiv koyrdur í eina verkætlan sum segði suðuryartunnilin men tað vísir seg at tað havr tæð ongan áhuga í

ja takk ger so væl asel jo hanesen ja ja ja altso tð er eingin ivi um tað at nú nú hava vit havt eitti í í fimtan mánaðir sekstan mánaðir eftir hondini sum hevur økt útreiðslrnar við seks hundrað milliónum raksturin og ílegurnar munandi og minkað um inntøkurnar yvir hundrað milliónum mensamtsjótera afturat so merki at teg minni pengar eisini til suðuroyartunnil og og og til sjúkrahús og annað so tað er tað er nokk nokk eingin ivi um at soleiðis er tað sum bjarni
vísir hann
ja takk so ta pállarenatigvur sove eina viðmerking ger so væl akk harra formaður ja aksel johannesen var áhugaverdur atat lurta eftir tað er einki ivamál um at javnaðarflokkurin er ein sríkiflokkur og tað skal hann isin sleppa at atvera men tá ið fyrrverandi løgmaður staðfestir at tað samstarvið sum hann var partur av sum hóast alt hevði eitt ábjard eina sjálvbjargings kós tað gav so so nógv í avlopi og so og so nógv sett til síðus og hann so samanber hesar fimtan mánaðirnar staðfestir at hendan her stjórnin sum kanska peikar hinvegin samrk ávegin hevur givið eitt hall upp á seks hundrað milliónir krónur so so hevði eg hildið at so átti tann annarsi bæði gløggi og dugnaligu undanfarni løgmaður at komið til eina aðra niðurstøðu at í veruleikanum er tað ikki samríkja kósin sum sum sum gevur tað positiva úrslitið tað er streymban fyri at standa egnum beinum sum gevur tað positiva úrslitið og eg haldi at hetta málið skal kanska síggjast í størri ljósi n

ja tað tað er so væl akselvi johannesen ja eg veit ikki um um eg havi eitt podd kanska tá tú eitt sindur frá búkvánum akkurát hesum málinum tað sigur javnarspokkin í samríki flokkurini tá ið ikki yvirhann er tað tað vil eg ikki fara úr ríkisfelagsskapinum men innan frá ríkisfelagsskapinum vil eg gjarna taka størri ábyrgd eisini fíggjarliga ábyrgd og vitja kósina sum hann hevði hitt í seinastu fýra árini har mann setir hálva milliard í búskaparkronum og rindar skuldini yvir eina milliard og hevði stór yvirskot helt helvt hon fram so mann kundi fram nógv størri yvirtøkur enn mann gjørdi ella hevur gjørt eina svarin so er tað borið til men tann mann var fimtan milliar var fimtan mánaðir vendir eina yvirskot upp á hálva milliard tá stórt undirskot so so er tað trupult uttan at mann skal ganga eyðsleyp
bo tyvir vælferðina hjá okkum føroyingum ja takk næstur at røða verður magnus rasmussen fyri sambandsflokkin gersv
ja tvey mál tili fyrstu viðgerð frá tjóðveldi sum sum handla um ríkisveitingina og at gerast leysari av ríkisveitingini aksel ve johannesen greiddi rímliga væl frá men tað er tað at helvtin av intøkuvøkstrinum skal koyrast í búskapargrunnin

mann kalkulera við at hetta fer at tað fer at ganga sjey ár vissi inntøkuvøksturin er fýra prosent so vorderar mann aftan á sjey ár so vissi mann koyrir hesa her helvtina inn í búskapargrunnin so er tað líka sum tað svarað til tað sum ríkisveitingin er í dag vissi mann hyggur eftir teimum miðaltølunum sum tjóðveldið brúkar so er tað yvir hesi sjey árini tvey hundrað góðar tvey hundrað milliónir um árið sum inntøkuvøksturin er eitt sindur minni at byrja við eitt sindur meir seinni so tað eru góðar tvey hundrað milliónir og tað vil siga hundrað av teimum skulu líkasum parparkerast og so er hundrað eftir

hesar hundrað milliónirnar skulu brúkast til til dømis lønarvøkstur visu vit bara taka fyri fyri hetta árið so so hækka lønirnar hjá teimum alment løntu eitt staðið millum hálvtrýss og trýss milliónir altso lønar píðljan so nú er bara helvtina eftir a hasum her hundrað sum skulu brúkast til alt møguligt annað altso prísvøkstur og so er tað tað at tað er alla tíðina vit skulu uppraðfesta vit vilja hava eitt betri heilsuverk vilja hava fleiri tænastur tað kostar su væl saktanst meir vit vilja hava ymiskar nýggjar tænastur eisini á heilsuverkinum sum øll taka undirvið vit vilja eisini vera á almannaøkinum at vit vilja hava góðar skipanir har vit seta meira pengar av har fyri at vit skulu vera á einum kanska einum norðurlendskum støði fyri at hava góðar skipanir á undirvísingarøkinum eru nógvar ætlanir vit hava sett nógvar pengar av í nógv ár til dømis til fróskaparseturin fyri at fáa føroyskar útbúgvingar ta petíðir altso at raksturin á føroyska samfelagnum er blivin dýrari tað sigur seg sjálvt vegakervi taðtað hevur havt rímiliga lágaraðfesting halda nógv tí at har er nógv eftirsleyp so tað er alla tíðina royna at seta meira pengar av til vegaskervið almenni bygningar hava ikki hildin veg líka vit royna at seta meira pengar av fyri at halda viðlíka og so víðari altso nú nú snakki ug hesher hálvtrýss milliónirnar sum er eftir altso til alt hetta her og so vilja vit gera íløgur altso vit gera tunlar tjóðveldið sum leggur hetta uppskotið fyri tað hevur eina eina ætlan um at vit skulu endurnýggja strandferðsluflotan og brúka hálvtrýss milliónir og fimmogtretivu milliónir altso mestasaa í nøkur ár fram vit skulu hava tjóðleikahús tað hevur verið tosað um í nógv ár vit skulu hava nýtt vaktarskip og vit skulu hava bústovnar eitt uppskot verður her um eina løtu um bústøvurnar tað er ein hópur av íløgum sum liggja á láni fyri at vit lyfta hetta her í samfelagið hægri upp kampus hevur eisini verið nevnt so íð tjóðveldið eisini havt frammi nú um mann sigur ikki yvirtøkur longur nú eru tað heimtøkur friður við tí at mann hevði eitt uppskot um at yvirtaka ella heimtaka løgregluna rættarskipa kriminalforsorg og sovíðari hundrað og tjúgu milliónir hækkað tann raksturin ár um ár og so skul vit byggja eitt nýtt fongsul vissu vit yvirtaka tað einar hundrað til hálvtan hundrað milliónir og so víðari og sovíðari men eg haldi bara at tað hetta hongur í veruleikanum ikki ordiliga nú brúkti akselve johannesen nakar tíð upp á hetta her við at undanfarna samgonga líkasum samlaði pengar og nú er lt futt av eftir eftir einum ári uttan til dømis at at at koma til tag annars vil eg pástanda aksele johannesen sera sakligur maður men hann hann nevndi ikki til dømis korona hann nevndi ikki til dømis eykajáttanir til heilsuverkið ella til til hábygningin ella til glasir og sovíðari eg veit væl at raksturin bleiv nakað stórur í tvey túsund og og og tjúgu avgivnum orsøkum men so hava vit verið óalmindiliga harðstragt á so nógvum økjum serliga heilsuøkinum á almannaøkinum við við korona tað haldi hann kundi líka nevnt men lat tað fara tað skal ikki skilja tað var nokk so áhugavert at eisini t hoyra formanin íjavnaðarflokkinu siga at mann er flokkur og eg haldi at hann nevndi so at mann var eitt sindur skeptiskur við hesun her vi vi gera tí eina góða viðgerð men ivasamt ma tók undir við tí men eg trúgvi einki uppá at at javnaðarflokurin tekur undirvið hesum her uppskotinum sum tað liggur eg haldi kanska tað bleiv eisini sagt eg haldi tað bleiv eisini sagt nei hetta her eg eg veit ikki hvussu eg skal siga so mmann kann siga tað at eg haldi at tað er tjóðveldið sum kalla ríkisveitingina fyri ein lítil pyrra altso hetta er ein lítil pyrra men tað su eg roynt at víst á altso handan lítla pyrran altso hon er ikki so hon er ikki so galin so tað sum eg roynt havi roynt at víst á tað er tað at koyrir mann helvtina av inntøkuvøkstrinum næstu sjey árini tá er tað sirka hundrað milliónir av tvey hundrað parkera tær so hava vit hundrað milliónir eftir til lønarvøkstur prísvøkstur og alt møguligt annað og tað sigur seg sjálvt at so má okkurt gerast og og tað haldi eg verða áhugavert tá ið tjóðveldið kemur upp á røða so hvussu skulu vit so umraðfesta altso er tað fleiri inntøkuronksdess skulu vit minka útreiðslurnar onkustaðs tað havi eg ikki oriliga boða uprá men tað rokni eg við at tey sum eiga uppskotið fara at koma nærri n inn uppá eg havi roynt at hildið meg eitt lítsindur til til
eyksalark takk fyri harra formaður ja takk sor úvi
viðmerkingar fyrstur viðmerkirari pállarenarúgvi ger so væl takk harra formaður magnus rasmussen er fyri so viðsakligur í sínum viðgerði av málunum og tað haldi eg gjøgnumgangandi at hann er tað sum kanska er kann vera eitt sindur undirnávart tað er at mann hevur tú kensluna av at hvussu tann mann hørðir sambandsritheri av og á at tað ikki er ein uppgáva at hava ábyrgd av tí endaligu fíggjarligu loysnini í føroyumog tað er allíkavæl haldi eg er eitt rág sum hevur verið tað seinna árini at sambandsfólk sum heild hava sagt at vit taka undir við at vit hava ein sjálvberandi búskap og tú kundi eg hugsað mær at spurt magnus rasmussen um sambandsfólkurin ikki er á teirra kósini at vit at vit um ikki um vit kann vera samd ella ósamd um hvar vit skulu enda sum sum tjóð ella sum fræl samfelag men vit áttu hvussu at sett okkum sum mál at fingið ein støðugari búskap enn vit hava og at vit fáa semju um hvussu vit frægast nærkoygnum
einum sjálvberandi búskapinum takk fyri
ja takk ger so væl magnusrasmussen matakfyrihara formaður jú tað er soleiðisnar atvistu vit taka tær yvirtøkura sum hava verið nokk nógvar táð hevur sambandsflokkurin verið við hann verur við og og sambandsflokkurin vil eisini taka yvir har tað kemur meining men tað má bara ikki ganga út í vælferðina og so tá ið mann kemur við akkurát hesum sum faktiskt sum eg kalli ella líkasum sigur tað sum tjóðveldi onkurt hevur sagt hetta er bara einlítil pyrra altso hetta er seks hundrað og nakrar milliónir meðan tað er nógv meira áðrenn vit kunnu siga at vit hava ein sjálvberandi búskap og tí haldi eg tað ofta tað sum manglar tað er hvussu sær tann samlaði pakkin út altso hvussu kunnu vit gera a og eg veit væl at mann kann so siga jamen hetta er eitt dømi upp á hvussu vit kunnu byrja men eg tað sum eg vísi á tað er tað byrja vit við hesum her og ikki vísa ella ella so mugu vit eisini vísa á hvussu hetta kann fáa avleiðingar fyri vælferðina tí at tað blív altso bara hundrað milliónir eftir til rakstrin
mvussu vit gera hetta her takk fyri ja takk
so er tað etva jacobsen sum fær eina viðmerking ger so væl takk fyri hara formaður tað var nakað tað sama sum eg komi inn á tað sum marnsrasmussen kom inn á sum eg hugsaði um nú er hann formaður í fíggjarnevndini sum sum hevur líkasum øll hesi her tølini á borðinum um tað kann hugsast at at tá mann slúsar seks hundrað og einogfjøruti milliónir út av fíggjarlógini um at tað ikki kemur at merkjast og at onkur av hasum e málinum sum mann virkliga ynskir og at skuldi koma tí tá ið man ú segði at tað vóru góð úrslit aftureftir eisini so hevr tað eisini verið serliga góðar tíðir á vinnuøkinum ta hevur serliga nógvar inntøkur komnar tann vegin ímann hevui havt ein rættiliga stóran hákonjuktur eg kundi hugsað um at tað bleiv sjókort millum annað bleiv yvirtikið bara sum høvd dømi og tað vísti seg at peningur fylgi stekki við landsstýrismaðurinroyndi at koma á eyka játtan og tað bleiv tað bleiv stemma ímótir av andstøðuni so so tað er akkurát sum tá mann hevur hug at yvirtaka so heiti tað varði nokk so smart at peningurin eisini var til staðar og tað var ein fórhaldtsins lítil yvuir

ja takk ger so væl magnus rasmussen ja takk fyr ha formaður ja altso eg eg royndi at bara at vísa á at tað eru so øgiliga nógv sum er á skránni sum vit skulu gera o vistuvit taka tað natúrliga raksturin so veksur hann og vit vilja gera uppraðfestingar og vit vilja lyfta alt ov eitt hægri støði sum vit kunnu samanlukna okkum við við norðralondini sum vit vanliga gera og tá ið mann so tekur vit siga tað at lønarvøksturin er tvey hundrað milliónir vit taka undur út so er bara hundrað eftir og tá eg so sigur tað einar hálvtrýss trýss verða brúktar til til lønarvøkstur so so blívur so lítið eftir hetta her er eitt boð upp á hvussu vit kunnu roynt tekniskt gera tað men tað sum eg sakni í hesum her tað er bara jamen hvat við hesum her hundrað milliónum sum vit hava so nógv brúk fyri altso hvatskulu vit hava onkrar eyka inntøkur ella er tað okkurt sum vit skulu tillaga ella umstruktorera ella ella kanska spara í tað tað tað haldi eg og vænti at vit fáa at vita eitt sindur um
tíð óvældi takk fyri
ja takk so ta aksel johannesensu fa ein viðmerking ger so væl ja takk fyri harra formaður tað var bara líka ein lítil viðmerki til magnus rasmussen um at eg veitki um eg magnus magnus rasmusen ikki lurtar lega væl eftir var ella um eg va it indur ógreiður eg segði at vitfóa t viðgera upskotið væl í nevnd tað fara vit sjávandi at gera men eg segði eisini at javnarfólk ikki a atkvøða fyri uppskotinum í ølumfru ikki um teir fyriliggur men helst færa tú ikki atkvøtt up skoti sjálvt um onkrara broytingar skuldi vir gjørdar

ja takk ger so væl meðan eg sov seg takk fyri har formaður so er hatta komið púra upp á pláss uttan nakra misskiljing at javnaðarflokkurin tekur ikki undirvísingaruppskotinum ella atkvøð fyri tí sum tað fyrilykkur
so takk fyri harra formaður ja takk so er so víðari í røðarlistanum og tað verður páll á reynatygvum sum við næstu røðari ger so væl
uppskotsmóðrin av hesum uppskotinum kristina háfoss sum uttan iva eigur høvuðmulin í hesum mógðum uppskotnum sum er framleigd av tingmenningini hjá tjóðveldi

samstundis eisini eitt lítið høvi at g ynskja in til lukku við tí nýggja og baraliga starvinum sum hava tingið tað er einastandandi flott av einum føroyskari kvinnur at klára at at søkja sær so høgan sess og fáa h tað merkis so eisini at tingið má taka til tækkar við at fáa meg í staðin fyri og eg má so bera fáa tykkum at bera yvir mær at eg kanska ikki havi tað akademiska støði sum sum uppskotsetarin hevur lagt fyri dagin og at eg kanska má royna at leggja leiggja leggja kjakið á ein meiri gerandisskendan málbrúk

fyrri knapp trimum árum síðani tá fekk g vitjan av avsvenska ríkisdagsformanninum og tað var sum løgtingsformaður eg fekk tað úr banalin fleyg inn til føroyar við egnum flogfari og og manning upp á eini tíggju gtólv fólk tiltveir dagar vitjan hjá undirritaða og vit settu so saman eina skrá eina vitjan sumbjóðaði upp á alt tað góða sum føroyskt vinnulív mentanarlív umsitingarlív tænastulív kann kann bjóða og tá ið tann skráin var næstan liðug so sigur harra urban við meg so sigur hann oghann dugdi forrelstuni sum ein av teimum fáu hampiliga væl at úttala navnið á mær tað er annars øgiliga sjáldan útlendingar klára ta uppgávuna

at spyrja hvat að var sum hann ikki skilti tí atifattr ynnu ting in hann kom úr einum býi í svøríki har sum teir búðu umleið hálvtrýss túsund fólk so sigður hann

tað er okkurt um tað altso eg haldi vit vit kanska gera ov nógv burturúr at at leita eftir tí sum vit ikki duga ikki megna ikki kunnu oftani er tað gestsins eyga sum skal fáa okum at at líta eitt sindur meira eftir tí at vit í veruleikanum duga ófatiliga nógv altso at vit hava klárað ment hetta samfelagið úti í norðuratlantshavi úr nøkrum fáum tandrum fyri tvey trý hundrað árum síðan til at vera eitt tað mest framkomna og vælvirkandi samfelagi í dag tað er ikki tað er ikki eingin siður og tað er fyrst og fremst tí at fólk aftaná fólk hava sett seg í fremst røð hava bjóðað av hava hava víst bæði sær sjálvum sínum medmenniskjum og umheiminum at vit eru júst líka nógv verd sum ølla onnur tá ið tað kemur til at menna okara samfelaghetta er tað landið sum vit hava bygt og vit hava gjørt tað við egnum hondum egnum kroppum og egnum høvdum

vit eru eitt av teimum heimsins mest framkomnu samfeløgunum og bara ein so mikið avbjóðandi uppgáva sum at at tola og takla koronastøðuna sigur ikki einki um tær lygdir sum búgva í okkara samfelag

tá ieg vit táverandi fullveldislandsstýri og samgonga lækkaðu heildarveitingina fyri tjúgu árum síðan frá einari milliard niður í í seks hundrað og nakrar milliónir krónur tá var tað akkurát tær somu ræðusøgurnar sum eru í dag mann var so bangin fyri at tað fór einki at henda í føroyum tað fór at vera stagnatión í besta føri afturgongd mest natúrligt tað var eingin sum hevði álit á av av tákallaðu afturhaldsrørsluni at vit yvirhøvur kláraðu at flyta samfelagið framá allarhelst fóru vit at fara á ørmundarhús beinanvegin

bara hyggja eftir infrakervinum vit hava fingið vágatunnil vit hava fingið norðoyatunni vit hava akkurát nú fingið ein spildurnýggjan eysturoyartunnilin sum fær aftur ljóðið í øllum heiminum sandoyartunnilin á veg vit hava bygt smyril vit hava bygt brymil vit hava bygt jákup sverra vit hava bygt teistan bara fyri at taka nak av tann verklagslógin er vit hava fingið ein nýggjan miðnámsskúla spildurnýggjan fyri kanska út í eina milliard tá ið tá ið til stykkikemur og eitt andlandssjúkrahús við te saman so um tað skuldi verið hugburðurin hjá okum at tað at vit støðugt taka støðu til at lækka heildarveitingina og ger okur meiri búskaparliga jálvso áttu einki av hasum her at kunna borið til so áttu vit í veruleikanum at spakuliga havt niðurlaga og avmonterað tað føroyska samfelagið síðan við lækkaðu heildarveitingini men er tað tað sum er hent trýoghálvtrýss túsund fólk komaðu upp á nú visti eg minnist rætt so vóru vit á umleið seks sjeyogfjøruti túsund tá vit hava lækkað heildarveitingina við einum triðingi í mun til tað sum var upprunaveitingin tá og vit hava seks sjey túsund fólk fleiri í dag ungdómurin søkir til landið stórt sæð alt í tí føroyska samfelagnum hevur blómað hesi tjúgu árini vit hava havt vit hava havt fíggjarkreppu sum ávirkaðu okum sum kanska eitt av landið í heimunum sum fekk minst ávirskan á tað yvirhøvur koronakreppan hevur i nógv minni mun biti á tað føroyska samfelagið á nakað annað norðurlendskt ella vesturlendsk samfelag fyri tansaskul men men vit blíva við at hava fokus upp á at vit ikki dug ella vit ikki kunna ella vit ikki muga eg veit væl at tit kunnu øll spyrja meg um roknisstykki hvussu skal tað hvussu skal tar hanga saman tað er tað er tað er klassikari og tað er sjálvandi eisini ein avbjóðing lat ongan iva ver um tí at tað er ein avbjóðing men málið hjá einum frískum frælsum samfelag kann ikki vera at mann í allar vir upp á vælferðina hjá øðrum tað ber strøkt sagt ikki til fýrakant tað sagt so kundi eg sagt at tú byggir ikki landið við einum ekcellaski vit byggja landið við vón og við vilja og eini aviari tráðan eftir vælferð fyri okum sjálvi fyri okra metborgara tað er soleiðis við it bygja á landi tað er ikki við at seta eitt einfalt roknisstykki upp her beint har sum hann sigur ja blívu vit hálvtrýss ella hundrað miliónir sum vit hava meira ella minni til at gera gott við tað er konsekvensurin av teimum valunumsmann ger politiskt tey frælsu valini vit gera politisk er tað sum hevur alt at siga tað er tey valini sum vit venja okara børn til at taka tey valini sum velja sum vit kanska irriterast sum tá ið ungdómurin hjá okum ikki r eru nóg skjótur út úr út úr út úr holunum ella starvsholunum so vit alt tað sum vit leggja í okkara uppkomandi ættarlið er at geva teimum ábyrgd og at taka ábyrgd av teirra lívi soleiðis at tey eru sjálvbjargin og vit síggja hvussu trupult tað er hjá teimum foreldrunum sum tíverri mugu staðfesta tað at tey hava børn sum illaklára at tatla ábyrgd ella sletts ikki eru førur fyri hvussu er trupult tey hava við at sleppa teimum hvussu trupult tey hava við at sleppa lívinum tí at tey hava fólk sum ikki eri før fyri at taka ábyrgd av sær sjálvunum sum sita eftir so allir okara uppruni sum menniskja snýr seg um at kunna taka ábyrgd og tí er tað eisini ótrúliga løgið vissu vit ikki hava vissu vit ikki víðari fera tann tann hugburðin tann persónliga hugburðin til tað samfelagið sum vit so ella so hava arbeitt eg haldi at vit skulu leggja størri dent á vit kunnu altíð vera ósamd um hvat tað skal enda við um vit kalla tað loysing um kalla tað ein ovorela stat ella ella ikki men málið hjá okum má ver at fáa langtíðarhaldbarar politiskar semjur um sjálvberandi búskapi har sum vit blíva samd um at málið má vera at vit framleiðslan í tí føroyska samfelagnum menniskjuna í tí føroyska samfelagnum tað eru vit sum lyfta hetta landið og bera tað upp í fíggjarliga í tíðini sum kema tað semjuna mugu vit kunna gerast sum samlað politisk eind uttan mun til um vit hella til kongshúsið ella til okkurt annað tí tað er tað er og tað er líkasum tað sum er grundtankin í hesum báðum uppskotunum at teknikkir kunnu vit altíð koma inn aftur á men grundtankn er at vit royna at at at hyggja hvønn annan í eyguni og siga er hetta her tað sum vit vilja vilja vit at vit skulu finna eina felags semju um ein sjálvberandi búskap fyri okkara samfelag upp á sigt og vilja tað so klára vit
tað eisini takk fyri tað formaður ja takk
so da høgni hoydal fyr ein viðmerking ger so væl harra formaður eg hadi tað var sálarbót at hoyra hesa røðurna hjá pállareynatúgvu har hann eisini vísti á at eisini móti gja uppskotini at v helst eru farin ov nógv ta grøðuna við nú skal nú skal mann royna við einum rokna akla at prógva at mann klárar at standa egnum beinum øhtí tað snýr seg um hugsjónir og tað haldi eg pállalrenatigur fekka inn aftur á á ting og inn í politisku skipanina aftur her og nú tá pallareatekkum nevndu tey mongu dømini tey positivu dømurni um hvat hevur borið til sum øll søgdu ikki bar til so kun eisini bara bara at hugsa um atí tíðarskeinum pollalarenadigur nevnir tá tað blóðstuðulin bleiv skorin øh tá rindaðu vit eisini uttanlandsskuldina aftur vit skyldaðu tá frá síðstu hálvfemsunum skyldaðu vit fimm seks sjey milliardir til danmarka taðva tað eisini megnað og so farig at pyrja pallarenatykku um um umaum han e nakara meting um hvat hevði bloksstuðulin verið nú vist hann ikki var niðurskorin og frystur vistu hnn hevði bara fylgt prístaluni eins og granland hvussu nógv hvussu hevði bloksstuulnir sum verið árlig
síðani nú til føroya
ja takk ger sovæl pattarenatygvu takkharra formaður til høgna hoydal eg veit sjálvandi ikki hvat ið hann hevði verið men eg eri púra vísur í at hann hevði verið alt ov lítil tað er er púra vísur í og tey tey krøvini og ynskin um um at at fingið hana verða uppaftur størri høvdu høvdu bara verið uppaftur størri í vavi ha tað er einki ivast í so tað tað hangur saman ábyrgdaloysi eisini gja tað tað inniber tað vita tey allarflestu bara út frá einum púra vanligum húsarhaldsbúskapi at sleppur tú ábyrgdina av tínum egnum viðurskiftum so eru bara kravi um at fáa meir upphafdur størri og upphafdur størri tað etðtað har er ein ein ein innbygdur logikkur ja vit hava vit hava sum samfelag síðan kreppuna kann man siga thava vit ereg eg rokni við at vit hava heimsmet í at klára at endurbyggja samfelag upp á up á so stutta tíð og at byggja tað so mikið væl sum vit hava gjørt og tí eiga vit ikki at stúra tað er púra óneyðugt at stúra fyri
framtíðini vit hava alt tað sum skal til
ja takk so e ta magnus rasmussen fyra viðmerking ger so væl takk fyri harra formaður ja hugsjónir skulu til eingin ivi men tað skal eisini roknarkutil tag skulu bæði til og tað er har eg haldi at tjóðveldið ofta fer púra í sjálvsvikur í hugsjóninum og for lítið í rokniso kann mann siga at at eg kanska eri for nógv rokniíkinum men kanska onkur sart ímitta í millum men so kanska eg veit ikkum ta r ein leiðandi spurningur men pollarenatúgvus nevndi øll hesi her átøkini vit hava gjørt vit hava bygt og ment hetta samfelagið so er mín spurningur kann tað hugsast tað at vit hava verið í ríkisfelagsskapi hevur havt positiva ávirkan á menniskjina av samfelagnum kann tað hugsast

rtað er einki ivast í at eitt og hvør samfelag byggir á tey menniskjuni sum er í samfelagnum tí uttan menniskjuni og teirra innsaks sum var einki samfelag tað er sleiðis tað er soleiðis at samfelag verður skipað og og tað vildi eisini verið ov bláøkt at sagt tað at at tann virsum føroyingar hava fingið um tað danska samfelagið bæði við lestrarmøguleikum og arbeiðsmøguleikum og menningarmøguleikum sjálvandi hava teir verið har sjálvandi hava teir verið harbeint men men tað merkir ikki at vit í allar avirur altso vit eru í dag eru vit eitt eitt fullment framkomu fólk og tað merkir eisini at at vit kunnu ikki blíva við at siga tað at onnur sklu hava ábyrgdina av okkum altso fíggjarligu ábyrgdina mugu vit sjálv hava ora egna samfelag uog vit mugu stýra og eitt átti g hvussur allar tær kreppur sum samfelagið verið í síðan tað at tað at taka ábyrgd tað viðførir eisini at tú ber ta ábyrgdina við sær rennur tú undan henni
so kemur tað bara aftur um brekku takk fyri ja takk so er næstu røðari eg var klárur tað er biljustinussen fyri mitrossi ger so væl
ja eg eri púra samdur við høgna hoydal tá ið hann sigur at røðan hjá pollarenatigvu var sálarbót ella sum hann segði í gjár eitt frískt og kærkomið lot inn á løgting ein frælsis rødd ja sera hugaligt at hoyra og eg má siga tað at mann mann blívur ja rivin við kunnu vit siga og tá ið vit tosa um tann fíggjarliga partin av hesum felagsskapinum sum eitur ríkisfelagsskapinum so eri eg púrasta á linju við tjóðveldi eg haldi ikki at tað er nøkur orsøk til at føroyingar skulu taka ímóti pengum frá dønum og eg haldi heldur ikki at okkara samstarv ella okkara felagsskapur í ríkinum við danir hevur nakað altso í mínum hugheimi hevur hevur hann einki við peningarligar veitingar at gera tí vit kunnu saktans sum land og fólk klára okkum uttan veiting frá dønum og eg haldi at røðan hjá pállarenatigvum lýsa so ómetaliga væl tað er ein fragd at vera føroyingur tá ið mann fer úti heim at ferðast og mnmann er ordiliga stoltur av at fortelja fortelja útlendingum hvaðan mann kemur og hvat tað er fyri eitt land i ið mann býr í mann er stoltur av so øgiliga nógvum visti mann hugsar um tað so so er tað so øgiliga nógv eg sum føroyingur kann reypa av at vit hava í okkara landi altso vistu vit bara fara inn á okkara vinnulív til dømis tosa um framgonguna í alivinnuni og tey fantastisku frambrot sum eru gjørd har vist vit tosa um framgonguna í uppsjóvarvinnuni og og tey veldigu frambrotini vit hava gjørt har og kanska longur aftur í tíðini um um okkara fiskaframleiðslu og sovíðari og ikki minst eisini okkara okkara fjølbroytta vinnulív altso vit vit kunnu gera alt sum kann gerast við hondum kunnu vit gera í føroyum í dag og altso eg trúgvi eisini at vi onkur setti sær fyri at vit fóru at gera um tað var rakettur at skjóta upp í rúmdina ella ter vóru bilar atkoyra á vegunum so so hevði tað verið ikki ein stór avbjóðing hjá føroyskum vinnulivsfólki at fara í holt við tað tey kundu fara í holt við hvat tað skuldi verið og tað síggja vit altso alt tað sum verður bygt í okkara landi í dag og vit eru vit byggja undirsjóvartunlar og okkara grannar standa mestmog gapa tá ið teir síggja hvussu hvussu tað yvirhøvur kann bera til at vit fáa bygt okkara samferðslukervi út so nógv sum vit gera og har vit gera okkara land so øgiliga sterkt búskaparliga fyri framtíðina at gera undirstøðukervi so gott at at vit blíva so effektiv og vinnulívið fær so góðar nógvar streingir at spæla upp á vist su so taka til dømis okkara útbúgvingarverk so haldi at vit eru í fremstu røð vit útbúgva skipsførarar um maskinmeistarar til at stýra teimum størstu skipunum kring heimin og vit hava fróðskaparsetur sum í dag eru í rættiliga framhallaga í í røðini og hevur ment nógvar fantastiskar útbúgvingar vit hava eina mentan sum eg haldi er heilt heilt einastandandi og er eg kann ikki fáa eyga á eina mentan sum er sterkari nakrastaðni okkara familjumentan og okkara hugsanarháttir rundan um so nógv viðurskiftir í lívinum vit síggja tað aftur vit hava næstan ja kanska við undantak av hesum seinastu mánaðunum vit hava næstan onga kriminalitet í føroyum vit hava næstan ongar fosturtøkur í føroyumaltso vit hava so sterkan mentalitet um nógv viðurskifti sum onnur hava ein meiri nánsjalantan hálning til og visu vit taka ítróttin til dømis hetta landi við so fáum fólkum at vit standa okkum so væl sum vit gera er eisini eitt undir í nógvum førum vit hava til dømis innan fyri talgildar loysnir so er føroyar í dag eitt land sum er sera framkomið og hevur megnað at lyft uppgávur sum onnur framvegis stríðast hart við at loysa altso vit eru framhaldaðar á so nógvum økjum og vissu so taka tað búskaparliga sum hetta uppskotið snýr seg um so eru føroyingar heilt øgiliga framharlaga búskaparliga vit hava ein eitt betriú per íbúgva sum í dag er er hægri enn danir sum liggja sum toppa næstan allar listar og tað vil siga at vit vit kunnu næstan ikki gera tað betri hevði g nær sagt og sjálvt í hesari kreppuni sum heimsumfatandi kreppuni sum hevur merkt eina resitión kring allan heimi næstan ja so standa vit okkum vit hava einki arbeiðsloysi og vit hava eitt betú sum stendur á sama støði sum árið frammanárini frammanundan og vit hava haldað fram við búskaparvøkstri altso tey seinastu tey seinastu fjúrtan árini so hava vit økt vaksið um okkara btú við sjey frá frá tvey túsund og sjey til fjúrtan við sjey milliardum frá fjúrtan til einogtjúgu aftur við sjey milliardum so í í ár verður okkara btú nærri einogtjúgu milliardum krónum tað svarar til eina milliard búskaparvøkstur um árið í landinum ella betú vøkstur um árið tað er heilt so hesar seks hundrað milliónirnar sum koma úr danska ríkiskassanum tær eru meiri meira enn viðfáningur í okkara búskapi og vit kundu lættliga sloppið okkum av við tær og eg má siga at eg eg hevði eg heviki havt nakrar nakran trupulleika at tikið tað burtur úr føroyska peningarensluan um tað skuldi verið í dag og gjørt eina skipan fyri hvussu vit kundu gjørt tað tí at tað er absolutt grundarlag fyri tí vit hava eitt so ræskt fólk í okkara landi vit hava eina so avkastgevandi vinnu vit hava ein so sterkan hugburð til tað at arbeiða og til tað at yvirliva og til at gera tað gott at alt slíkt er ber til við okkara samfelagi í dag so samanumtikið harra formaður so haldi eg tað at okkara búskapur hann er so mikið sterkur í dag vit kundu saktans blivið samd um at vit hava ikki brúk fyri pengum fyri stuðuli ella hjálp ella blokki ella hvat tað eitur úr nøkrum øðrum landi heldur átt vit at kasta okkum útivir at vitað hvussu vit kundu kanska verið við til at veitt øðrum hjálp og ment um tann partin av
so tað er har eg eri harra formaður takk fyri ja takk so er tað
viðmerkingar tann fyrsti tað er poddarænartúgvi gjørt so væl takk fyri formaðurin frálík røða hjá biljubilsnissun uttan at taka alt rósið við so haldi eg at at hon vísti á júst tey viðurskiftini sum vit eiga hyggja eftir sum politikarar tað sum kann byggja upp og tað sum gott er í okkara samfelag hvussu kunnu vit flyta tað longur á leið og áhoyra verðst eisini at biljubilsnissun vísir á hvussu nógvur búskaparvøksturin hevur verið hesi árini síðan vit eitt nú skóru heildarvøkstur
búskaparliga langtíðarsemju eg haldi at uttan mun til hvar vit standa í sum breiða politiska spektrin í løgtinginum so haldi eg at vit áttu at kunnað flutt okkum fram í móti einum búskaparligari langtíðarsemju fyri tað samfelagið sum hevur sum endamál at vit fáa ein sjálvberandi búskap hevði miðflokkurin verið sinnaður til at fara út í tað arbeiðið
ja hundrað prosent eg haldi at tað manglar bara at at onkur tekur leiðsluna av tí og fær sett gongd á tað arbeiðið tí at altso lokkurin er so lítil partur av okkara búskapi í dag og vit hava fleiri ferðirnar vaksið okkum langt forbí tað sum tað hevði kostað at sloppið okkum av við blokkin og tí haldi eg tað er bara ein spurningur um at seta seg niður og fáa gjørt eina eina sovorðna ætlan tá ið vit nú hava nevnt nógv ting so so gloymdi eg at nevna ferðavinnuna sum aftur hevur víst altso hvussu fantastiskt okkara fólk er ein ein vinna sum er forholdsvíst nýggjur føroyumenn sum er vinnari í eisini altjóða pallinum og sum onnur hyggja eftir altso hvussu finna tit upp á sovorðnir ting sum ferðavit okkara ferðavinn hevur gjørt sjálvt í ringum umstøðum so hava tey megnað at funnið nýggjar leiðir tað er genialitetur og kreativitetur sum sum eyðkennir nógv av tí tí vinnulívi sum sum vit hava so tað er eingin ivi um at

tað tað er bjarni kvørjum petersen ger so væl takk fyri at teg fær mær ja mær dámdi øgiliga væl ta røðuna hjá biljus dienussen eg eri øgiliga samdur í í nógv av tíð fyrki búskapurin er ein sterkur búskapur og vit hava allar røttu forseturnar til at kunna avvikla blokkin yvir eitt áramál men fyri at brúka logikkin hjá biljus dienussen við seg at hetta er uppskot nú skuldi fallið hevur mann tá er klerað tað øvuta at tað ikki er tilfaldið longur tí at hava logikkurin í undanfarna málið og so ein spurning til biljus stinussen sum sindur meiri tøkiligur í mun til fíggjarlógina og tað at hava hall undirskot og yvirskot og so framvegis hvussu sá biljus stinussen fyri sær at mann avviklaði blokkin í mun til fíggjarlógina hetta uppskotið er nokk so ítøkiliga boð upp á hvussu mann kundi gjørt við inntøku síni men hvussu skal mann kunna avvikla hetta so systematiskt viðstinty
tað sum hann setir sær fyri takk fyri at hava komið
takk ger so væl bilisinssen eg havi ikki nakrar endaliga uppskrift men altso tú kanst gera tað heilt ítøkiliga við at taka hundrað milliónir av fíggjarlógini hvørt ár og siga hatta verður sett av til at minka blokkin at tú simpilten minkar inntøkurnar á fíggjarlógini við hundrað milliónum um árið tí vit hava havt ein so mikið kraftigan búskaparvøkstur og so mikið kraftligan vøkstur í inntøkum í landskassans at tær eru størri enn tað og tí snýr tað seg bara um at tað er næstan sum at seta ein tunnil fyri hundrað milliónir á fíggjarlógina tað er ikki øðvísi enn tað og tað hava vit megnað fleiri ferð og aftur fleiri ferð vit gjørdu millum annað tað at frá at flyta frá at hava íløgur almennar íløgur fyri trý hundrað milliónir um ári og nógv ár so søgdu vit nú fara vit upp á fimm hundrað milliónir um árið tey komandi árini tvey hundrað milliónir meir høvdu vit lagt teær tvey hundrað milliónirnar inn í hetta roknistykkið so kostaði tað trý ár so varð tað avgreitt tað er ikki øðrvísi
ja takk so er næsturða lútvang
takk fyri harra formaður ja vit viðgera tvey uppskot undir einum sum bæði koma frá tjóðveldi og snúgva seg um at ja í stuttum at avtaka ríkisveitingina upp á sygt hetta er nú var framsøgumaðurin fyri tjóðveldi inni á at at tað er nokk kristina háfól sum vit síggja eftir í aftur í hesum her uppskotinum hetta er eitt áhugavert upplýsandi lógaruppskot vit fáa nógv at vita væl gjøgnumarbeitt eitt nú vísir hon á við tølum og tað er er almenn vitan eftir hondini ati brotutjóðarúrtøkan períbúgva er hægri í føroyum enn hon er í danmark sum í vanligum orðum merkir at vit eru ríkari í føroyum enn í danmark og tað er ein broyting sum er hent seinnu árinittí sum tað eisini verður sagt í uppskotinum so var tað soleiðis at um aldarskifti ar danska bruttitjóðarurtøkan fyri hvønn íbúgva umleið ein triðing hægri enn føroyumso tað er ein stór broyting og ein og sjálvandi kemst av at vit hava havt lutfalsliga stóra búskapingarvøkstur í

øh eisini verður sagt her at í sjeyoghálvfems svaraði ríkisveitingin til fimmogfjøruti prosent av inntøkunum hjá landinum meðan tað í tvey túsund og nítjan varð soleiðis at ríkisveitingin svarar til tólv komma trý prosent av inntøkunum hjá landinum annars so vit síggja at óansæð so minkar virðið av ríkisveitingini faktiskt nokk so ógvusliga tað ítøkiliga uppskotið her her eru tvey modell eitt er við einari seks áraskiftisskipan og eitt annað við einari sjey sum í høvuðsheitunum gongur út upp á at flyta helvtina av inntøkuvøkstrinum í ein apargrunn tað er sá ein máti at gera tað uppá eg haldi tað er ein góður máti at gera tað uppá men men tað mann kundi eisini gjørt tað øðrvísi fyri okkum í framsókn eingin loyna at hetta er nakað at við takað fult undir við at avtaka ríkisveitingina vit eru ein flokkur sum hava har frælsi er aðalmálið hjá okkum og frælsi og ábyrgd hanga saman og tað at taka ábyrgd av okkara búskapi til fulnar er merkir eisini í veruleikanum at vit ráða okkum sjálvum í nógv størri mun óðansæð okkara viðurskifti við danmark ein ein sterkur búskapur er ein sjálvberandi búskapir onkur haldi tað var framsøgumaðurin hjá sambandsflokkinum vísti á vælferðina og vandin fyri vælferðina í fall mann minkaði ríkisveitingina ógvusliga hon vísti á allar tær ætlanir mann hevur í føroyum bæði fyri vælferðartænastur útbygging av av vegum og tunlum og sjálvandi er tað at skula sleppa seks hundrað og einogfjøruti milliónum av fíggjarlógini tað er ikki smáting tað fer at merkjast visi mann skal gera tað skjótt tað sigur seg sjálvt hinvegin vistu vit skrúva tíðina aftur til fýrsuni og hálvfemsini og nú eri eg gomul nokk til hava upplivað ta kreppuna so vita vit at eg skal ikki siga akkurát tí eg minnist ikki tey ítøkiligu tølini men eg vil vera við at ríkisveitingin tá mundi tátta út við at vera helvtina av fíggjarlógini tá tað vil siga at ríkisveitingin fylti ein sera sera stóran part av tí føroyska búskapinum og allíkavæl eydnaðist tað at fara so rungandi á heysin sum vit gjørdu í tveyoghálvfems so at fyrigigla føroyingum at ríkisveitingin er ein trygd fyri vælferðini í føroyum tað heldur ikki tað hava vit roynt í verkið at tað er ikki so

hetta uppskotið er nokk so ambitiøst og rós fyri tað

men eg hevi eisini kunnað livað við nøkrum minni enn hettar tað góða sum eisini ver víst á í uppskotinum er at tað at mann hevur valt at fastfrysta ríkisveitingina ger jú at virðið av henni minkar hvønn einasta dag í hvussu er so leingi sum vit hava búskaparvøkstur og akkurát nú er tað ein serlig tíð vit liva í men men vónandi verða búskapurin hjá okkum normaliseraður ættir rímiliga skjótt og so kemur ríkisveitingin at minka í virði alla tíðina og og tað skal hendan samgongan hava rós fyri tí tað var eitt av teimum tingunum eg var bangin fyri var at mann fór at seta prísreguleringina inn aftur soleiðis at ríkisveitingin kki kom at vaksa framhaldandi men tað eri eg so fegin um at tað valdi mann ikki at gera men eg haldi til dømis vistmann bara nú nevndi undanfarni røðari biljustinusen man mann kundi dømis til dømis kundi kundi minkað hanna við við hundrað milliónum um árið men mann kundi eisini minkað við nógv minni upphædd altso og bara lakta í eina fasta legu bara tað at vit taka hol á onkursvegna fáa sett hol á at avvikla ríkisveitingina um tað tekur tíggju ár fimtan ár tað sum eg haldi hevur týdning tað er tað at vit líkasum seta kósina at nú avikla vit hetta og so kunnu vit so finna eina semju um hvussu skjótt tað skal gerast og tað er ymiskt hvat mann heldur og og hvussu nógv vit sum kanska eru fyri sjálvræði í føroyum í heila tikið høvdu kanska livað við høvdu havt lættari við at liva við at merkt at ríkisveitingin minkar meðan onnur kanska ikki høvdu verið sinnaði til at liva við tí og tí kundi mann fingið funnið eitt kompromi sum øll kundu liva við tí mær vitandi hava allir flokkar á tingi sagt seg taka undir við einum sjálvberandi búskapi so tað burdi ikki verið nakað til hindursfyri at vit fingu tað fingu tað gjøgnumført sum sagt eg haldi hetta er eitt gott uppskot og vit vita gott at tað er ikki tað er ikki sannlíkt at tað verður samtykt men eg haldi hetta eitt gott upplegg til hvussu mann kundi avtikið
ríkisveitingina takk fyri
ja takk sor e ta viðmerkingar jaspur langard ger so væl ja takkfyri hara formaður nú hevur rudtið sagt sína hugsan um hvussu hon heldur ella hvat hon heldur men eg kundi hugsað mær at spurt nú havi eg snakkað sjom hundrað og seks hundrað og fjøruti miliónir sum er ríkisveitingin tað kannmes altíð diskutera og tað er so ein partur vit hava so sjávandi aðrar veitingar sum danir longu betala í dag gangi út frá hon eisini ynskir røðarin eisini ynskir at aðtatað skal skulu vit sjálv yvirtaka yrieini løgu síðani eg viðgjørdi vit nato og so gangi út frá at vit eisini skulu blíva partur av natu tað kostar so seks hundrað milliónir so bara fyri at nevna hesi trý tríggjar upphæddirnar so eru koma up á eina komma seks milliard kundi bara hugsað mær tat fingið at vita hvat røðarin heldur um hvussu vithvat hvat hvat skuldu vit taka tað frá altso mann ein króna kann pra brúkast eina ferðirnar og havi brúkt tann einastan sum kn íkispúkan grærran er ta sjúkrahúsverkið ella erta undirvísingar og fróðskaparsetri ella hvar ynskir rutt vang at
pengarnir úr dagfrá takk fyri
ja takk ger so væl ruttvang takk fyri altso eg kann minnas jaspur langaard á at vit livdu her í føroyum tá ið ríkisveitingin var hálvtrýss prosent av okkara fíggjarlóg og í dag hava vit eina ríkisveiting sum er á leið tíggju prosent av okkara fíggjarlóg eg meini ikki at vælferðin er verri í dag enn hon var tá tvørturímóti var ríkisveitingin millum annað grundarlagið undir at tað bar til at føra totalt ábyrgdarleysan fíggjarpolitikk í føroyum so tað at ríkisveitingin er trygd fyri vælferðini her í føroyum tað er tað passar ikki tað hava vit ar farið við dýrt keyptum av faringum í fýrsunum og hálvfemsuni at soleiðis hangatingini
nei ikki sama takk fyri
jatakk sorda pollareynatygvur ger sovæl takk fyri formaðurin og takk til rut vang og framsókn fyri eina eina seriøsa miðvísa viðgerð av uppskotunum hjá okkum om var inni á spurninginum um at at tað fer at merkjast og at ábyrgd kostar eg eri stetikski ósamdur við eini tíð at sjálvandi kann mann siga tað at tað verður ein ein størri dystur um hvussu mann skal býta býta pengarnar ella býta krónurnar tað eri eg fullvísur í men hinvegin er einki ivast í at ábyrgdarloysi tað kostar upp aftur meira og tað hava vit merkt sum samfelag so dyggiliga fleiri ferðir har sum vit hava fleiri túsund føroyingar eru rýmdir á landinum av av svárari armi so so leiðin at at byggja seg upp sum búskapur og sum samfelag tað er við meira ábyrgd kundi hugsað mær at vita hvat ið framsókn sigur til at vit fara undir at gera eina langtíðarsemju umm
um ein sjálvberandi búskap takk fyri
ja takk ger so væltakk fyri harra formaður ja eg haldi at tað er eitt sera gott hugskot og og eg ímyndi mær at skuldi mann fingið eina langtíðar semju so hevði tað verið minni ambitijøst enn hetta uppskotið sum vit viðgera í dag men tað kann eg eisini liva við at tað sum eg haldi hevur týdning tað er tað at vit onkursvegna fáa sett hol á at avikla ríkisveitingina hvussu tað verður gjørt eg havi næstan hug at siga at tað er eitt sindur undirorðina eisini hvussu skjótt tað verður gjørt bara tað sjálvandi verður innanfyri eitt rímiligt áramál men fyri mær hevur tað ikki so øgiliga stóran týdning at vit gera tað so ræðuliga skjótt tí vistimandli hevur visti mann blívur for ambitijøsur so fært tú mótvilja so fært tú ikki undirtøku fyri tí og so hendir einki so í mínari verð er tað betri at fáa gjørt nakað spakuliga enn einki gjørt tí at ambitiónirnar eru farhøgar eg haldi at mann kallar tað ter mulieskunds í

so er ta bjarni kárasom petersen ger sovæl takk fyrihara formaður ø ein ein góð røða frá ruttvang helt eisini ta var áhugavert u on setti tað onkursvegna í eitt søguligt perspektiv har mann onkursvegna kann síggja ríkisveitingina út frá einum nógv nógv størri samanhangi mann hevur hug at blása íkveingna upp iso læra sæð sum eina ræða stóra upphædd sum mann ikki kann sleppa av veð og og eg skuldi nemliga trí víð tí sum pollareynatygvum nevndi altso ríkisveitingin er ikki tungan á váska skálini sum avgerð um føroyar sum konsept berur ella brestur tað er so hundrað prosent sikkurt søgan hevur víst okkum at tað sum gera at fólk flyta her til ella flyta herfrá tað er hvussu røsk vit eru at stýra fíggjarliga her á landi tað hevur mann sæð sviðan av í hálvfemsunum ta hevurmann eisini notið ágóðan av í nýggjari tíð kanska serliga undir sigur fsamgonguna har mann megnaði at seta pengar av og har sum mann tíverri særat samgongan í dag koyrir við undirskotið sum tær sum henda

ja takk ger so væl takk fyri ja og viðhvørt hevur mann hug at freistast til at hugsaði siga ikki at tað er soleiðis at at sambandspolitikkur kanska tað tænir sambandspolitikkið hava ábyrgdarleysan fíggjarpolitikk tí so hevur mann hvussu er tað grundgevingina fyri ikki at sleppa móður danmark tí at har kann mann hevussu her altí fáa altí fáa eitt oyra tá ið á stendur
afyri harra formaður ja takk so er tað anika olsen sum fær orið ger so væl
nú bleiv eg soleiðis í síðstu løtu framsøgufólk fyri fólkaflokkinum í hesum bámum málinum nú siti ikki í fíggjarnevndini men eg haldi ati tann ideologiska diskussiónin sum hevur verið her í í í løgtinginum til hesi bæði málini hevur verið øgiliga áhugaverd at líða á hetta er eitt uppskot ella bæði tvey frá tjóðveldi um broyting í løgtingslóg um bskapargrunn føroya og at inntøkur frá ríkisveitingini kunna flytast yvir til donsku stjørnina taðvil siga at mann skal betala blokkið niður og tað er eingin ivi í tí at sjálvbjargni liggur í tí at vera búskaparliga tað at vera bundin skuld tað at vera bundin at einari aðrari tjóð og inntøkum frá frá henni er jú ikki at vera sjálvbjargin upp á nakran máta og lat tað vera púra greitt at hetta her er eisini egalmálið hjá fólkaflokkinum at mann skal gerast búskaparliga sjálvbjargin tað er har ið lykilin til okkara sjálvbjargni liggur okur kunna taka eitt dømi um eina familju sum akkurát hevur ognað sær eini stór sethús skundin er kanska fýra fimm milliónir til hesi nýggju húsini alt sær øgiliga pent út garður og bilur og og so framvegis er av tí allarflottasta men viðkomandi familja eru jú bundin í skuld upp um bægi oyrur og soleiðis er tað eisini við okkara tjóð við okkara landi at eru okur bundin í skuld eru okur bundin at einari aðrari tjóð so eru okur ikki fræls og tað haldi eg at okur øll her inni eiga at kunna semjast um so ella so trúgvi ikki at nakar av okkum óansaka fyri flokk okur hoyra til halda at tað er eitt agamál í sær sjálvum at vera bundin fíggjarliga at einari aðrari tjóð so tað burdi borið til at funnið eina miðleingju hetta uppskotið leggur upp til at helvtin av inntøkumlandskassan skulu nýtast til at gjalda niður bloksstuðulin sum okur fáa frá donsku stjórnini tølini eru jú púra greið og blokkurin sum okur í dag fáa ella ríkisveitingum sum okur í dag fáa frá donsku stjórnini liggur á stigliga seks hundrað og tveyogfjøruti milliónum krónum og tað er eisini greitt at við at inntøkur í landskassan eru hækkaðar munandi tei síðstu árini so er hesin brotsparturin minni jú minni av btu altso taðvil siga ríkisveitingin er ein minni úg minni partur av btu so okur støðugt ganga fram ímóti tí at hetta her verðið ein minni minni partur av tí samlaða búskapinum ø eg helt at pollareynatúgvu hevði eina øgiliga góða og vísskygda røðu sum varð dámdi øgiligani væl har hann hugleiddi yvir tað føroyska samfelagið vussu nógv tað hevur ment seg hesi seinastu árini og fyri bara at taka tað feskasta dømi hvussu okur hava handfarið korona sum vísi tað eisini at okur eru kanska ein av teimum fáu londunum í heiminum sum ikki bara í mun til sjúkuna sjálva eru komin rættiliga væl burturúr tí men eisini reint fíggjarliga at okur ikki eru komin í ta ovførið sum kanska nógvar aðrar tjóðir eru eru komnar út í men okur faktisk hava stuðlað hvørjum øðrum okur hava stuðlað teimum føroysku vinnunum okur hava stuðlað teimum føroysku tænastuvinnunum okur hava keypt føroyskt okur hava brúkt føroyskt og okur hava staðið saman um tað sum er føroyskt og eitt ella annað stað so haldi at tað er nakað sum er ordiliga gott sum er komi burturúr koronastøðuni vissi mann kann siga tað soleiðis veit at ferðavinnan liggur í øgiliga tungum sjógvi í løtuni og vónandi so so kemur hon út á slættan sjógv aftur skjótt men men hetta her við at standa saman tá ið ástendur tað haldi eg í hvønnfall eg nakað sum eg havi lagt merki til í samband við við ta støðuna sum okur hava verið okur skulu ikki so øgiligani langt aftur okur skula kanska aftur í tvey túsund og ellivu ella tólv tá ið føroya landsstýrið arbeiddi við einari heildarætlan fyri hvussu okur kunna fáa fólkið at flyta heimaftur til føroyar okur upplivdu um tað mundið eina stóra fólkafráflyting og táverandi vinnumálaráðharri jóhandal hann settu í gongd tá tað arbeiðið við at fáa heildarætlann fyri føroyar og fyri at fáa gongd aftur í fólkatilflytingina tí at okur merkti tað at fólki fluttu av landinum og at tað jú var ein meinboi fyri tann føroyska búskapin tað bleiv givin ein bók út tá eg minnist teg sjálv var við í teirri bókini við einum einum kronikki um tað manglandi ella undirskoti av kvinnum í føroyum sum etitann bókin hevt eygsett føroyar og tað gekk ikki longu tíð eg veit ikki um tað var akkurát tað tann heildarætlan sum bleiv gjørd ella tað tatað rákið tað vendi í hvørnfall stutt aftaná til ein fólkavøkstur í dag kunnu okur hvørfalt siga tað at okur hava ent hær føroyar fólk vilja búgva her fólk halda at tað er fantastiskt at at búleikast í føroyum og ongantíð hevur fólkavøksturin verið so stórur sum hann er beint nú hann hevur ligið tað síðstu árini tey síðstu fýra árini hevr hann ligið umleið tvey trý prosent tann vøksturin sum hevur verið fólkavøksturin sum og fyri at taka eitt ítøkiligt dømi so hevur fólkatalið her í høvuðsstaðnum vaksið ja við umleið fimm hundrað borgarum pær ár tey síðstu fýra árini tað svarað til eina miðalstóra føroyska bygd um árið og tað er jú heilt fantastiskt at fólkið hevur vent aftur til føroyar fyri at byggja hetta landið fyri at byggja nýggjar vinnur fyri at skapa skapað nakað nýtt í hesum landinum og eg trúgvi óansaðh vat okur halda inni í hesum høga løgtingi hvat ið tað betýðir tað sum okur siga her í løgtinginum tað betýðir ómetaliga nógv og tað betíðir ómetaliga nógv at sovorni uppskot sum eisini verður lagt fram í dag eg veit gott at tey verða lagt fram av andstøðuni um mann hevði ynskt at tað kanska verð lagt fram av samgonguni soleiðis at soleiðis at tað tey vu blívu borið borin lættari ígjøgnum men tað er nú einaferð soleiðis at leiklutirnar eru í hesum høga løgtingi men diskussiónin kjakið orðaskifti í løgtinginum um tað at føroyar skula blíva sjálvbjargnar at føroyar skula blíva fíggjarliga sjálvbjargnar at føroyar skulu sjálvir taka avgerðir um týðandi mál eitt nú tað feskasta dømi við radarunum sum verður settir á sottfelli tað er jú púra eyðsýnt at sjálvandi skula føroyingar gera tað alt annað er púra burturvið og úr rón og viti eg havi tikið tað fram tað dømi um hebridurnar tað er hvørnfall eitt fólkaslag eitt fólk sum í nógv størri mun er bundin niður bæði í mun til teirra ríkisrættaliga støðu men eisini í mun til teirra tilgongd til at blíva meira sjálvbjargin og eg veit at tjóður sum hebridurnar og aðrar bretskar bretsk oyggjarsamfeløg mist unnu okum ta tilgongd sum tað føroyska samfelagið hevur havt í sjálvstýrisgongdini og eg veit at at í morgin ber ikki til at loysa men tað okur mugu seta okum sum aðalmál at tað er tann vegin okur fara tann vegin tann dagin okur steðga upp tann dagin okur ikki tosa tosa málið fyri føroysku tjóðina tann dagin tá doyr í nakað í fólkinum so eg fegnist hóast alt um at okur fáa umrøtt hesi viðurskiftini nugu hava fleiri uppskot verið løgt fram í dag frá frá tjóðveldisflokkinum ella frá tjóðveldi og tað er øgiligani hugaligt ati at hava hesi kjakini og sum eisini onkur annar avundanfarni framsøgufólkum var inni á so átti tað at borið til at funnið eina loysn upp á at skorað ríkisveitingina niður seks hundrað og tveyogfjøruti milliónir við einum inntøkuvekstri sum hevur verið umleið trý fýra prosent tar síðstu árini vist mann vil so eigur tað at bera til at finna ein lykil har man ko fa tekur ein part av teimum tí inntøkuvøkstri sum hevu verið soleiðis at okur kunna vera harrar í egnum húsi og uttan at skula dúga upp á inntøkur og stuðul frá frá øðrum fólkum og frá aðrari tjóð tað má vera aðalmáli
túsund takk fyri frú forkvinna ja takk her vóru nakrar viðmerkingar fyrst
tur er pállareynatúgvu ger sovæl takk fyri forkvinnan og takk til anika olsen fyri eina frálíka røðu eg hepti meg sjálv sjálvur serliga viðtvinnu ting sum hon nevndi tað at tú ikki er frælsin um tú er bundin at aðrari tjóð fíggjarlig tað er eit øgiligatað er øgiliga grundleggjandi virði at fíggjarligt frælsi hangur øgiliga tætt saman við óðskaarligum frælsi sjálvt um tað ikki altíð er tað men eg eri púra samd við annikaolsen í at vit mugu ganga ta leiðina sum eitur at vit bera okkum fram mót einum sjálvberandim búskapi og so haldi eisini at tað ver øgiliga gott at hon vísti á tað at vit hava fyrr roynt at vit megna mótgongdina tí tað er ofta tá tú skalt vísa títt tresti altso tá ið tað veruliga stendur á tá skal tú sum tjóð vísa tí træsti ímuntiltær avbjóðingar sum hava verið bæði tær fíggjarligu kreppur sum hava verið og sanniliga eisini koronakreppan sum hevur verið nú men vit hava víst
at vit megna millumgongurin
ja takk annikaolsen ger sovæl ja takk fyri ja tað er eingin ivi um tað pollareynatúgvu og takk fyri viðmerkingina at standa okur saman so flyta okur fjøll okur hava eitt dømi nú við einari heilsukreppu hana haldi at okur hava loyst fyrimyndarliga í mun til nógvar raðrartjóðir okur hevði eina aðra kreppu ella í hvønnfall eina eitt stríð makrelstríðið okur stóðu saman og vunnið føroyum størri rættindini í mun til pilagiska tilfeingi sum gjørdi tað at okur blivið meira fíggjarliga sjóvbjargið upp á tann mátan at okur høvu fingið eina milliard í øktum inntøkum orsakað av tí makrelstríði sum var og meðan allir heimurin lukkaði avferð í føroyum jamen so dugdi føroyingar hóast alt at brúka ta deplomati millum annað við russland at okur allíkavæl kláraði at koma av við tað tilfeingið sum okur fingu upp á land og fingu í hvørn fall tað besta burtu

ja takk so er tað bjørtsamal sannger s væl takk fyri tey ja eg haldi eisini at vit skulu vera frúður í egnum húsi og ikki einans harrari í egnum húsi eg haldi er ordiliga gott alt tað sum anðoset vísti á at man má hava viljan til at fremja sjálvbjargni og so haldi g eisini at fer spyrjan er tingkvinna um hetta við at vistmannini vist man tekur og sleppur isini í rokni arkinum um tað r serljga blokkin sum mis mann so so nógvar krónur kann koma fingið fyr tar pengarnar hvat tellur ann golsin tað kann seta í gongd visti mann blívur fíggjarliga sjálvbjargin og og fer at klára seg sjálvan og tekur tað ábyrgd á seg metur anna gosin at tað kann skapa ymiskt sum hevur stórt virði ein
eisini í krónum oyrum
ja takk annikaolsen ja takk fyri frú forkvinna og takk til viðmerkingina frá bjørt samuelsen ja tað haldi eg í í tann mun okur síggja tað nú meðan okur hava verið skerd orsakað av at alt er lukkað niður ella landavørkini eru meir og minni skerd at okur hava funnið nýggjar vegir nýggjar nýggjar leiðir til at fáa øktar inntøkur og tað haldi at føroyingar duga ómetaliga væl og kanska er tað føroyska orðatakið at neyðum lærur nakna kvinnu at spinna nokk so íburðið hjá okkum at vit finna nýggir hættir so tað ná skerir ríkisveitingina ivist onga løtu í at so finna vit aðrar inntøkumøguleikar aðrar vinnuar aðrar møguleikar til at at lyfta ta uppgávuna ferðavinnan stendur í størsta blóma í løtunevnt minus ta støða sum tey eru beint nú hon var og hvørnfalt á veg uppeftir men bleiv so veingjaskorin orsakað av korona men har eru hvørfat nógvir spýrar eisini
til øktarvin inntøkur
ja takk so er tað edva jacobsen ger sovæl takk fyri frú forkvinna tað er nógvur romantikkur av lofti í dag og nógvir dreymar og og hvør skal ongan týdning um vit missa eina milliard ella sekshundrað g einogfrer milliónir vit skulu nokk finna tað í okkara mergi og alt hettar her tað er ordiliga gott tá ið mann ordiliga byrjar at fara har til at mann biginnur at snakka um tað sum annika olsen akur ver inni á at vit skulu klára okkum og vit hava tað nógv betri tá it betala sjálv vit hava tí næstan út umá tvey hundrað milliónum sum vir goldið úti av su til okkara føroysku lesandi er sikkur í at tað vildi ein avbjóðing hjáv nógvum í dag visti tað bleiv skorið burtur hvat hugsað annika olsen um tað hevði tað eisini verið fantastiskt at tað kanska blívu tey fáu sum kundu fara údi at lisið og restin tey máttu bara
bíða inntil tey fingu ráð takk fyri frá forknuni
ja takk annikaolsen ger sovæl ja takk fyri nei nú er tað jú ikki alt ella einki hetta her er jú sjálvandi ein tilgongd mann man fara inn á og man ma finna út av hvat fær avleiðingar tað fer um so er at mann sker blákkin niður tað verður ikki høgt burtur eftir einum degi men hevði mann kunnað funnið eina eina miðleingju í hesum høga løgtinginum til at finna eina eina tilgongd soleiðis at mann rakt málinum eingin ynskir at ikki at hava nakað samstarv altso eg haldi hettað er eitt sindur misskilt hettaher við við ríkisveitingina visti mann sker hana burtur jamen so hevur mann kvett alt á stokkinum so mann einki við danir at gera og so e alt leyst og liðugt og so skulu vit klára okkum sjálvi her úti í norðuratlantshavi allur heimurin samstarvar í dag við samstarva alla vegin runt við við europa við við usa og og so framvegis altso heimurin er ein stórur samstarvspallur og har ið er eisini danmark tá ið teimur um einaferð kemur har til at okur
loysa frá dønum takk fyri ja takk næstur at røða er jóann dahl ger so væl
ja takk fyri frú forkvina ja eg veitikki va egi v g siga um hesa her loysingarflokkanir í javnstøðu tað má eg siga altso tað var einaferð ein ein ein øgiliga góð tjóðveldskvinna er nevn sum kend sum sum einaferð í eini grein skrivaði vónum doyr ongantíð men eg havi funni av tí at tjóðveldsvónim henda her um at skerja blokk o koma burtur úr hesum her haftinum hjá hjá dønum hon doyr hvørja frær í annstøðu samgongu orsaka samgongu tay fáa ongantíð skert flokkinum tað sigu samgongu heldur ikki framsókn ella fyri hansara skyldu fólkaflokkurinum men hvørj av tær í andstøðu tá skulu teta loysa øll problemir sum hava við blokka at gera og ríkisfelagsskap at gera og ja alt tað faktisk sum tey hava havt eitt gilt høvið til at loysna tá ið tey sótu í samgongu eg eri púra samdur við tí at oku sata sjálvandi arbeiða fram íthjá eina sjálvbyrandi búskapi tað er heilt klárt og tað er sambandsflokurnhav altíð gjørt tað haldi eg vist tú hygur eftir lat okur hava skapt ígjøgnum gjøgnum tí ár en líkasu sita í samgonguni báði av at tað av man beginti í tvey túsn og seks við kapitalvinnaskattin av av av partabrúnum øðrum sum barnielsen sum fíggjarmálarárð setti í gildi manst setti helarndum í tá mannmant ikkitappar til jú tað bar til okur komu við við uppboðssølu og tilfeinsgjøldum tvey túsnd og ellivu og hildu fram tóafólkaflokurin heldur ikki við men hann komu aftaná tjóðveldi væl við okur koma við loyvishjøluna í aluvinnuna serskattn a veiðurættindur og so víðari alt fer at skapa færa í inntøku hesum landinum at skapa færa inntøkur fyri at skapa betri vælferð eisini og eg kundi hugsa umat fingi at vita frá frá frá frá tjóðveldi nú sótu tað sjálvi í samgongu í fýra ár og skerdi blokkið við null krónum mann fast fist gott nokk hasar átta miliónar um árila hvat tað var tað var tað tað var men vistimann veruliga meinti tað um mann ætlaði ta sum hann sigur í dag hví tók manst tú ikki tá og skerdi tað sum hnn hugsar í dag og setti búskapargrunn tað vísir seg sum so at hvørjar fórð tey koma í andstøðu so skulda tey skerja í allar eftir altso men tá ið tað er í samgongu tá hendir faktiskt null snøgtsagt á fullveldisleið eg haldi tað at málið hj okusjóvani hj øgnum øllum er tað at skapa at skapa eitt betri vælferað samfelag t betri føroyar og tú e est ivast tí at sambandsflokkurin metir tað a tað gera okur allarbest í einum ríkisfelagsskap og hann hevur hnn hevur hann hevur víst tað gjøgnum árini eisini at tað er ein ein góður leistur og tað heta hervið atat at at kengja vinnjing tim altso hví skal mann tað altso hví skal úfara til nakað sum okkur uskliva vita kemur at geva okum ein verri livurstandard tí tað kemur tag altso fær og ser sker seks hundrað og fimtan miliónir burtur úr okra fíggjarlóg í dag og sigur hvussu hvrevst at skerja eg hevði øgiliga gjarna fingið a finið at vita frá bæði frá anniku olsen og frá frá frá hunni hoydal og bjørt samulsen hvar ætla tykur at skerja í vælferðini fyri at spara hasar hasir seks hundrað og fimtan milliónirnar ella helvt en av teimum sum tit kundu lega upp til tað haldi eg er ein øgiligani vitalur spurningur hinvegin haldi eg sjálvur tað at okur øll hesum høg a tingi eiga at brúka nógv meiri orku upp á at finna útav hvussu fingu skapstur ígukstur tað sum annikaolsen eisini nevndi vakstrarætlanir sum okur gjørdu tað í tvey túsund ogog átta til ellivu og tað vóru vælednaðar okur gjørdu strategi fyri ferðavinnuna vælættina vistu kka sita bara uppá aftur á síða at nú skil k k skelja hetta og skelja hatta so hopiðokur upp á at at at okkurt eftir í luftini sum gevur okum betri vælferði soleiðis hangar tað altso ikki saman men eg vil gjarna gera útsektahond til til andstøvuna o siga tað a lat okum saman prøva at gera nakrar vaksnrarætlani lat okum koma í holt við at fáa gjørt nøkur ting sum kuna skapa ingubetr vælferi skapinarnumarlig inntøkur og tann dagin tá ið okur hava funnið ein balans ímillum útreiðslurnar á fíggjarlógini sum átti trupul u bá hj andstøðu og samgongu tú mát brúkast sum átast meira en hvat mann hvat mann hvat mann burdi vælferðin krev í dag ja tá kunn kur fara og og finna útav hvussu hvussu tá ð okur eru komin har til at teg balands tingunum tá kan mann fara ogt hygja upp á hvussu mann kann evintuelt gera tingini analeiðis enn okur gera tað í dag mitum annar ríisveitingini í løtuni ertu einki teknisk h honur mánað up á tað at nakar av teimum sum situr her kann vísa hvussu e ti at fáa fleiri pengar í kassan um tey ætlar sær a skera ríkisveittingni
takk fyrra formaður ja takk fyri her eru nakra viðmerkingar
jarðhøgni hoydal fyrst ger so væl ja frá fólkum eg var ikki bilsin av røðunum hjá jóhan dahl og tað kann vera ein stuttlig søga at siga sína egna baklandi hon er bara ikki røtt fyri tað fyrsta so var jóhan dahlini eg minnist um hann var á tingi tá men tá ið vit kærdu serligt í doksstuðlum við meira enn einum triðingi og fastfrystu tað merkti altso tað ið veruleikan var ein hálvveraður upp á eitt ár ella upp á ein dag tað bleiv roknað við at vera sum ballareyðindeygað segði at tað roknaðist onkur kallaður fyri kristallnátt og annað tað hevur gingið frálíkt síðani búskapin bara vaksin í tvey túsund og átta varð tjóðveldur samgongur gjørdur avtalu við tað samgongur um at skerja blokstovuna hundrað og sekki milliónir men samgongurin slitnaði orsakað av tí tann dagin vit skuldu skerja blokstovuna slagið til hin flokkurin í samgonguni í undanfarnum samgonguni sum eg um dálum segði tá fingu vit eisini skorið blokstovuna við at taka fræstfrísinginaarnar burtur og settu minsta lagið eina hálva milliódard í góðskapargrunnum so vit hava prógv at hvørja ferð og jóhan dalin hevur tjóðveldiga altíð yvirskot hvørt einasta ár tey hava sitað á fíggjarmálum og hevur
okkurt nakað tí havt tað kann eg vísa ein dømi
jtakgersæhoydal gjøgnum frú forkvinnani veit væl tað at allar tær blskaptar tað bleivsaptar av oguni áðrenn hansara samgongu altso øll tilfeingiskjøld og øll ta gjøld sum komu inn í kassan so hann floymdi yvir av hugnagi fram til tvey túsn og fimtan gjørdi tað tað gjørdi johandals landssmaðuri við fiskivinnumáli millum anað saman við samgonguni tá og eisini tilfeingisskøldina ja tilfeingskjøldini ja tað er so taer so tvey túsunu vey túsund og ellivu og fimtan so so so táið ið vønni hoydal snakkað um at athann komu skorin klæður tað var bara opna fyri slúsnar og brúka og hann brúkti í ríkiligt mát ja tað er tað sum er halta er øgiliga einkult so so at so at snakka um hetta her at at at at mann alla tíðina alvtso tað eru okur sum okur sum our royna samla saman og skapa intøkugrundarætr sum okur gjørdur tar eisini frá tvey túsund og átta til tvey túun og fimtan so kemur hann samgonga og hon oysir bara út á posanum fullspetakassan og solaisi taðer
typiskt tað er typiskt og tæ i rutt vang eisini og øll tingum sum sita har soleiðis vara tað bara tykur óini í beida á posanum mentykur varu bara heldur aðg ella grundfyri tæð gjørdu tað at tykur fingu eina rygga av pengam í kassan ja takk røðarin fær fær loyvi til at viðmerkja tá ið tann næsta viðmerkingin hevur verið so kann mann halda
áfram magnus rasmussen ger sovælja takk fyri hara formaður ná eg eg havi eg havi nokk ilt við at taka etað her uppskotið alvorligt tí bara fyri heilt stuttari tíð síðan legði tjóðveldið fram uppskot um at yvirtaka løgregluna krimunalforsorgin ogsovíðari altso hundrað og tjúgu milliónir á hvørjum ári í rakstri so kemur mann til at mann hevur akkurát nú liggur eitt mál har ið mann ætlar at seta tretivu milliónir av í ár og trýss í nøkur fylgjandi ár til ein nýggjan strandferðsluflota samstundis sum havur lagt inntøkurnar og fer helvtin á blokkinum niður í ein búskapargrun so bara hundrað milliónir eftir vit mugu hava eyksalarkið eisini
ikki bara ballón
jatakk jóhandal gersovælja takk fyri frú forkvina ne eghalti júst tað sum sum mannus rasmusen e inni á gjøgnum forkvinna altso at tað er øgilia nóg nógv av ballónir sum aldti koma tá man situr í andstøði eg eri eit sindur forharmaður um tað eg havi manga sagt tað tað hevði eg verið øgiliga stuttligt vist man e klára at gjørt altso politiskar semjur tvørtur um um um mittuna altso í hesum høga tingunum e ha og fingið skapt nøkur skilagóð ting altso nú situr mann í andstøðu tí í man veit mest sn í anstri um at veita at málinið varð feld og blaka sovorðutt humbukkaborðið u ikki tey siga tað altso ha sum sum er at skerja blákkr í helt um mann veit væl t at taðbr
kiki til men anlíka keman við teg ha altso eg dámar nógv betir eg vsti mann kundi setsir niður saman við tjóðveldinum og og teimum sum annars eru í í andstøðu gsar ligur eri nú hava okur nakrar formenr til at gera okurt ena vr runt ið tingu til at gera sær lati okum finn tey og fáa gjørt tað lat okum lat okum fáa gjørt nakrar nakrar heildarætlanir nakrar vakstrarætlanir sum gera tað at okkara samfelag kemur at fungera betri men í staðin fyri fær mann ikki her hesi her eg eg veit iki an vat kalla et t oflog fið men altso í mínar veði eta honni so flo fið at mann ferðast soa mál sume tera m borðtí mann veit at tað er eitt hopleyskt mál sum man ikki sjálvur klárarat gjøgnum færa ein gagn tí man sít í samgonguja takk eg haldi ikki at mann tosar um humbukkaomlagtinsuppskot á tingi annars so er tað bjør
samuelsen sum eitur næstu viðmerkingina gersovæk fyri eg má bara rættleiða jóhandal tí at nokk so samkann eg vera í honum og tað hevði verið fantastiskt um vit høvdu kunnað skorið blokkin ím undanfarnu samgongu men tað var ikki undantøka fyri og vit royndu bara eina ferð tvær ferð tríggjar ferðir men við fastfrystublokkin og harvið annars hevði blokkur við hundrað milliónir hægri í dag harra jóhandal gjøgnum forkvinnuna harumframt so sigur hann hví satt donski harra jóhandahl vit settu fimm hundrað milliónir í búskapargrunn so vit byrjaðu so vissu tingmaðurin meina nakað við tað hann sigð nú so lat okkum seta okkum niður og finna út av hvussu vit kunnu seta enn meira í búskapargrunn sum vit skjóta upp at mann koyrir helvtina av vøkstrinum inn í landskassan í búskapargrunnin og ger seg kláran til at niðurlaga og sleppa av við blokkinu vit meina tað av fullum hjarta johandal og visi johandal veruliga meinar at hann vil vera við til tað jamen so er ein meir
vera við á liðnum takk fyri
jtakk jóhandal ger sovæl takk fri forkvina eg orsaka orðini áðni tað var kanska eitt sindur for for nógv at siga humbuk men tað virkar sum tað er tað men til bjørt samuelsen altso visti mann núat hevði lasið hasa prísatryggina fáa frið s hevi taka frá til at kriminalforsorngina tað hevr taðikki nú mann skud lata fingið frið so hevði tú ráð til at brúka pengar til kriunalforsorg og onnur ting í løtuni hevur tú kanska setkið ráð til tað so at at at at snakka um um um hesar her hesa niðurskuranr eg haldi sjálvur tað at at okur gjørdi virkligani nógv fyri at fáa inntøkuskaparin í samfelagnum og tað haldi okur prógva ikj øft tí árin og sótu tað sum okur gjørdu tað gav virkuliga frukt tað gjørdi tað so at at gera góðar vaksnrarætlanir tað eri eg altíð við uppá og tað haldi okur eiga at gera hesum hú á tingi okur eiga at hugsa frameftir og skapa bdgróðrarmøguleikar og vaksnrarmøguleikar fyrr føroyar tað ger okur ikki at skerja og skerja av einumríksveiti
takk fyri fri forokuna ja takk og næstur at røða er bjørt samuelsen
fyri frú forkvina tað eri deiligt haldi eg at viðgera niðurskorða blokkinum tí ati endiliga fær mann eit lítið sindur av hita í orðaskifti her í tinginum øh hvat snýr tað seg um at gerast óheftir av danska blokkinum nú haldi vit eru rættiliga varin í hesum uppskotum at eg skilti tann forstand at at vit eru ógvuliga realistiskt vit skjóta upp at mann skal kunna seta partar av tí sum inntøkuvøksturin er at mann seti tað til viks og at mann so eisini lógarmess siga broytir reglurnar fyri búskapargrunnin soleiðis at mann kann soleiðis at mann kann flyta hesar mann kann mann kann flyta tær til danmarkar aftur og siga at mann vil ikki hava blokkin mann vil ikki hava bloksstuðulin men tað kann mann gera í í yvir eitt tíðarskeið soleiðis at eingin pjøvs at missa svøvnin ella far ppanikk av tí heldur ikki sambandsfólk tað stuttliga tá ið vit viðgera hesim málini tað er at mann kemur altíð upp it vit koma altíð komu upp við dømum um jamen so fór ikki ráð til hetta suffa ikki ráð til hattar tað sum eg havi hug at siga bæði til undanfarna røðara og á øll onnur sum sum atlatín at koma við hasar køkskassa roknskapinum hygg eftir hvussu inntøkurnar í hesum landinum eru vaksnar hygg eftir hvussu vit stig fyri stig hava gjørt okkum fíggjarliga óheft av danska blokkinum hygg eftir hvussu stórir partur av okkara fíggjarlóg varð tengd av danska blokkjunum vissu vit fara nøkur fá tíggj ár aftur í tíðina tá var helvtin av teimum pengunum sum vórðu brúktir í føroyum vóru úr danska úr danska staltskassanum í dag er tað áleið tíggju prosent og undanfarna samgonga hevði eitt risa yvirskot á fíggjarlógini eitt risa yvirskot tað hevur tað má vera søguligrikoyrd at mann hevur klárað at vent tað yvirskotið til undirskot upp á so stutta tíð og ja vit a havt ein koronakreppu og koronakreppan eigur ein lítlan part av tí gongdini men hevði tað bara verið fyri teir pengarnar sum er brúktir til korona so høvdu vit framvegis havt eitt stórt yvirskot á fíggjarlógini hevði mann hildið áfram við tí fíggjarpolitikkinum sum undanfarna samgonga førdi tá høvdu vit ein serstakliga kompetentan fíggjarmálaráðharra kristina og háfoss sum sat rógvuliga tungt á kassanum og eg kann lovað tykkum fyri at tað var hart stur í tað var tógvusktur í tá ið landsstýrisfólkini vildu hava pengar til hettar og hitt men júst tað at ati at tað at blíva sjálvberandi búskaparliga tað a seta pengar búskapargrund tað a fryrsta blokkið lá ógvuliga frammanliga vit burdu kanska havt tosað nógv harðari um tað tí eg veitikki hvussu nógv tað er sum atlantíð at royna at siga at einki hendir undir undanfarna samgongu tað kundi hav hent øgiliga nógv meir í mun til at skerja blokkin tað varda ikki undirtøkan fyri sjálvt um tjóðveldi royndi tað ferðatana fer men vit settu eina hálva milliard í búskapargrunnin ein hálv milliard er ikki eingir pengar og við fast fyrstu blokkin og hvat merkir tað í krónum og oyrum tað merkir tað at vit í dag høvdu verið høvdu havt brúkt eini hundrað milliónir krónur meira av donskum skattgjaldarumspengum og eg haldi eisini at ruttvang sum var forkvinna í í fíggjarnevndini eisini varvið til at at føra hendan rættiliga stramma fíggjarpolitikkin í kanska ein av teimum bestu tíðunum vit hava sæð søguliga so er tað sjávandi harmiligt at vit ikki skóru blokkin men tað var so grundarlagið sjálv var eg fyrsta varafólk á tingi tá og tann avgerðin sum bleivin tikin tá ið samgonguskjali bleiv skrivað bygdi á at mann skuldi gera fleiri ting fyri at bliva meira sjálvbjargin og tað gjørdi mann eisini men tíverri skar mann ikki blokkin tað stóra men mann fastfrysti hann og eg haldi at tað sum fólkaflokkurin tá ið hann gekk á odda seinasta hesi borgarligu sótu og fór niður og bað um tvey hundrað milliónir krónur meira í bloksstuðli og síðani tinaðu blokkin eg eri ófatiliga fegin um at tað hóast alt eydnaðist okkum at steðga tíð so tekur mann so yvirtøkurnar afturat yvirtøkurnar á familjurættarligu økinum og g aðrar eitt sindur smærri yvirtøkur so komu við tey fetini longri í undanfarnu samgongu og tað var hon ú kanska ikki so galið og havandi hug á hvussu sambandssinnaður hóast alt javnaðarflokkurin søguliga hevur víst seg at vera og so vil eg siga at høvdu vit so verðið komið longri um vit høvdu sitið saman við fólkaflokkinum ja tað má mann sanniliga vóna tað má mann saniliga vóna men men tey søguligu sporini í nýggjari tíð tey benda á am mann hevði havt truplari við at koma nakran veg visti mann hyggur eftir at at at fólkaflokkurin faktiskt í nýggjari tíð hevur gingið við til at fara til danmarkar og biðið um tvey hundrað milli ónir eyka men fyri at leggja tt lítið sindur polarnar til viks her so havi eg hug at at atfunkusera eitt sindur upp á hvat er tað sum kann henda visti mann sleppur hesum her rokniarsinum hesin her køks kassamentalitetinum har man allan tíðini hyggur eftir viso vitgera at blíva meira sjálvbjarging hvat er tað so vit ikki hava ráð til eg fari at heita á øll tingfólk um at hyggja søguliga eftir hvussu vit hava klárað at ment okkara búskap vit hava mentan so nógv at vit í dag perr íbúgva hava hægri bruttatjóðar úrtøkur enn danir eitt høvuðsargument fyri at fáa bloksstuðlur úr danmark hevur mangan verið at føroyar skuldu hava bloksstuðul fyri at mann kundi vera á sama fíggjarliga støði sum sum sum danmark ja men er tíðin so ikki komin eisini fyri sambandsfólk at vera við til at skeyja blokkin tá ið mann hevur yvirhálað

tað kann sjálvandi vera hvat kemur inn og hvat fer út tað er tað sjálvandi í í í fyrsta stigi men heilt grundleggjandi so nr tað at gerast óheftur búskaparlesi um nakað heilt annað tað snýr seg um at tú tekur ábyrgd við tí ábyrgdini sum tú tekur á tí fært tú eisini nakrar møguleikar tú fært møuleika fyri at vera jønum føtur við onnur lond tú fært møguleika fyri at fara út og samstarva við onnur lond á jøvnum føti tú fært møguleikar fyriatfara út t gera nógv fleiri handilsavtalur enn føroyar hava í dag tú mennist tú mennist á øllum økjum tú noyðist at taka ábyrgd av tað vita vit vit kenna tað øllum teimum økjum vit hava yvirtikið tak skúlaøkið sum dømi hvar høvdu vit verið í dag í mun til okkara mál og mentan og skúla um vit ikki sjálvi høvdu ábyrgd av tí er tað nakar inni her sum hevði ynskt at flutt flutt tað aftur til danmarkar og hvørjia vit hava yvirtikið sum svar til øll tey sum siga jamen hvat skulu vit so liva av skerja blokkin jamen hygg eftir hvat er hent tá ið vit hava yvirtikið tey ymisku málsøkini stigfyri stig vit hava yvirtikið og yvirtikið og yvirtikið og nú er ikki øgiliga nógv eftir eru vit blivin verri fyri búskaparliga nei vit eru blivin betri fyri búskaparliga tí vit hava ment nakrar førleikar og tað er styrkin í okkara fólki tjóðveldi hevur eisini í í nógv ár saman við øðrum flokkum eisini og ikki minst í undanfarna samgongu lagt øgiliga stóran dent á eina fjøltáttaða vinnu altso at skapa fleiri vinnugreinar fleiri bein standa á ferðavinnan var nú áðrenn koronabreyt út við at gerast eitt av hesum høvuðsbeinum at standa á o vit vita øll okkara búskapar alt ov viðbrekin so leingi vit bara hava tvær høvuðsvinnu so tait leggja eisini stóran dent á eitt fjøltátta vinnulív og ikki minst eisini kunna fáa tær kreativu vinnugreinarnar til at spýra og gerastinntøkumøguleikar og arbeiðspláss kring alt landið so tað er eisini nakað við tað at gerat so at koma burtur úr vana hugsanini um at í føroyum kunnu vit bara liva a fiski ella vit kunnu bara hetta ella vit kunnu bara hatta vit hava óóánaðar møguleikar at nevna mær eitt land sum er betri fyri per íbúgva enn vit í mun til ríkisdømi í mun til náttúruíkisdømi í mun til møguleikar at leggja um til grøna orku í mun til møguleikar at troyta úr havinum í mun til møguleika at menna fiskatilfeingið og fáa fleirfalt burtur úr tí í mun til í dag við allar respekt vi hesum høga løgtingi so eru vit framvegis har at tá ið vit viðgja á fiskivinni hvat er tað vit viðgerða tá vit viðgera tons vit viðgera hvør skal hava hvussu nógv tons tað er framvegis tann tja kjakið vit hanga fast í tað hava flytað okkum víðari til at t t at at lyfta okkum upp har hvar mann tosar um hvussu nógv fæst burturúr hvørjum einasta kilo í meirivirking og irði ja í meiri virking av fiski og øllum teimum ráðumuum vit hava undanfarna samgonga læt upp fyri at vit kunnu eisini ala tara og onnur sløg av av havdjórum men serliga tæri eru tær realistiska kann fara at blíva stórt vit hava sæð fleiri spírandi aðrar kreativar vinnugreinar sum fáa fótin fyri seg so tað eru tað síðsta eg hevði mest vønin mist vónin um at vit ikki skulnu finna máta liðuga uppá altso føroyingar hava í øldir liva á hesum oyggjum har sum eru ógvuliga ógvuliga ríkksignaðar við tilfeingi men samstundis eru øgiliga harðbalnar men og teir skal mann kanska ikki vera so keddur av tí tað kveikir jú eisini tað leggur jú eisini trýst á fólk at at menna møguleikar at klára seg og avvera sjálvbjargin og tað er tað frú forkvinna sum eg haldi hevur stóran týdning tá ið mann strembar eftir at blíva búskaparliga sjálvbjargin tað er tað at tað útloysir eisini nakrar kreftir í mun til tað at taka ábyrgd

eg vóni at ístaðin fyri kanska sum mann øgiliga gjarna vil bara sláa hesi tingini eitt sindur upp í glens tí ati uh tit hava ikki gjørt tað hví gera tit ikki bara so vil eg gjarna siga at tann dagin tað er meiriluti í løgtingi fyri at loysa so eru vit sjálvandi klár til at gera tað heldur í dagen í morgin men eg haldi veruliga at tey sum eru ímótir at blíva búskaparliga sjálvbjargin eg haldi at tey skulu argumentera fyri hví tey ikki vilja vera

viðmerking frá magnus rasmussen ger sovæl ja takk frú forkvina nei tað er ein stuttur spurningur til røðaran gjøgnum formannin tað er hvat ið tjóðveldi ella bjørt samuensen hvat altso hvussu tað ber til at hon kanska roknar við og vónar at hetta uppskotið var undirtøku nú tá ið tað ikki fekk tá ið tjóðveldið sæ samgongu eg hugsi bara hvat hvat tann vón
byggir á takk fyri
ja takk bjørt samuelsen ger sovæltakk fyri mína royndar o politikki siga mær at andstøðu uppskot hava nógv størri ávirkan enn magnus rasmussen og onnur gjarna vilja gera tað til ferðatana ferð havi eg sæð at andstøðuuppskot ávirka stjórnina sum situr magnus rasmussen er í dag fíggjarnevndarformaður í einari nevnd og hevur tann ógvuliga ivasama heiðurin at vera formaður í einari samgongu ið hanni nevnd í einari samgongu sum har fíggjarmálaráðharin fullkomligur latið upp fyri slúsinum hevur vent eitt risa yvirskot til eitt risa hall upp á onga tíð og vónandi gera kjak sum hettar at mann beginnur at hugsar seg it lítið sindur betri um tað er í øllum førum tann vónin sum hann ofta hevur í andstøðu uppskotinum at mann um ikki annað fær stjórnuna til at bremsa og ikkigar
út soleiðis sum tað hendir í løtuni takk fyri ja takk næstur at røða er jaspur langaard ger so væl
ja takk fyri frú forkvina eg skal siga akkurát sum hær eg ætlaði slekki at taka orðið men tá ið rutt vang vildi vera við at kanska tant i tað sambandsfloksnum at dríva ein ábyrgdarleysan fíggjarpolitikk tá ið vit fingu tað skotið eg bógvin so hugsaði eg at so kundi eg ikki ordiliga lata tað sita á mær bara fyri at nevna nakrar heilt fáar inntøkur sum sambandsflokkurin hevur við til at samtykt við til hava skapt hesi síðstu árini sum hevur lagt lunnar undir hjá teimum sumthøvdu veruliga ynskt at loyst og te y sum tosa fyri at loysa vist ta vildu tað so hava vit skapt meir enn eina milliard eina komma eina milliard forskatting av pensjón trý hundrað og sjeyoghálvfems milliónii taki tey tølini bara sum eru fyri nítjan trý hundrað og sjeyoghálvfems milliónir kapitalvinningsskattur tvey hundrað og veyoghálvfjerðs milliónir loyvisgjøldi alivinnuni hundrað og níggjuogtretiv hundrað og fjøruti milliónir og avgjald á fiskatilfeingi trý hundrað og hálvfjerðs milliónir eina komma eina milliard hetta her er ábyrgdarfullur fíggjarpolitikkur og ikki tað mótsata sjálvt um sambandsflokkurin fekk tað skotið á skógvaranum frá ruttvang at tað er nokk tað sum er kann dríva elila okkara okkara politikk so vit ynskja sambandspolitikk so eg haldi at vi hava verið verið tey sum hava verið við til at skapt tær inntøkurnar nýggjar inntøkur fjølbroyttar inntøkur og og kanska inntøkur sum líkasum kunnu bera nógv longri enn kanska enn hvat blokkurin kann bera hinvegin haldi at tað er eisini viktigt at vissu mann sigur a so skal men eisini siga b ynskja vit veruliga at siga tað men vit ynskja blokkin burtur vit ynskja vit sjálvi gjalda fyri yvirtaka tey málini vit ikkihava yvirtikið so blívutað sirka eina milliard ynskja vit til dømis at siga ta men vit ynskja sjálv at blíva partur av natu sum vit hava viðgjørt fyrr í dag so bliv tar seks hundrað milliónir oma seks hundrað milliónir omaná ynskja vit atsjálvi at gjalda fyri okkara útbúgvingarøki tað fólk skulu kunna fara niður at lesa fólk kunnu fara aðrastaðnis at lesa og fáa danskan su og so víðari sovíðari so koma vit upp á tvær milliardir og vit kundu hildið á bara fyri at nevna nøkur fá eg haldi eg skal steðga har fyri ikki at prokera meira enn neyðugt so eg haldi at at viljin eisini hjá okkum sambandsflokkinum er absoluttlig staðar men eg haldi eisini tað er viktigt at vit eru realistisk tað er viktigt at vit eru listisk og ein króna kann bara brúkast eina ferðirnar so siga fleiri nei nei nei nei nei nei høgv hvussu nógv vit hava jú minni vit hava fingið og meir og vit hava yvirtikið meira hava vit skapt ja sambandsflokurin hevur við til at skapt meir en eina milliard men samstundis no is siga otúsund takk fyri ta uppmundringina vit hava fingið fyri at gjørt tað soleiðis at vit uppá handan mátan hava kunnað skorið blokkin niður men eg haldi tað ljóðar øgiliga løgið bara at siga tað men jú minni meiri vit taka sjálvábyrgd og meiri vit gera lættari blívur tað hjá okkum eg haldi aaltso eitt pluss eitt blívvið tvey o tað kann ongantíð blíva nakað annað um beginna vit at taka seks hundrað milliónir burtur úr landskassanum so skulu tær koma inn onkra aðrastaðnis ta vit so tvær milliardir jemen so skulu tær eisini koma inn onkra aðrastaðnis og tað kann bara vera tað kann bara ganga og tivir vælferðina og so kanni eg siga ja men tað er tað vit ynskja so haldi er tar eisini viktigt at men tað er tað vil siga við okkara borgarum tað kann gott verat vit skulu berst siga vð okara borgarimen vit skul at vit ynskja at spara á sjúkrahúsverkinum vit ynskja at spara innanfyri eldraøkið vit ynskja at spara innan fyri skúlaverkið vit ynskja at spara innan fyri fróðskaparsetrið vynskja at spara innan fyri vegir og og annars allar tær vælferðartænastur sum vit sum føroyingar í dag taka fyri givið ynskja vit tað so væl gagnist men so mugu vit eisini fortelja føroya fólkið tit tað vit ynskja soleiðs at vit ikki fyrikigla teimum nakað annað og bara at siga tað men vit hála tvær milliardir burturúr ogso mugu vit finna útav áh ja men hvussu skulu vit nú loysa hetta her eg haldi tað hevði tansið føroya fólki at vit fingu at vitað serliga frá tjóvdtjóðveldsfólki sum hevur lagt uppskotið fram hvussu tey ætla at fíggja vælferðina tá ið hetta er hent so eg haldi at hetta blívur meir symbolpolitikkur enn nakað annað tey hava eisini havt fýra ár beint áðrenn hettar at kunna loyst hesi tingini og og niðurskorðað í blokkin og kunna gjørt alt mill himmaligur tikið yvir nógv mál har hendi akkurát
einki takk fyri fyri fólkini ja takk her eru
nakrar viðmerkingar fyrstur er pállareyna tykkum og ger so væl takk fólkum hann lat ongan neyðugu vera um tað at eg haldi at sambandsfólk hava líka nógv virði í tí føroyska samfelagnum sum sum onnur fólk so tað skal ikki standa eftir jaspur jaspur langur fær fær tað at hann fær ikki rokstyrkja ganga upp tá hann sigur tað at at um vit skerja heildarveitingina so kunnu vit ikki menna vælferðinahvussu forklárar jaspur langoyrd so tað at vit skóru heildarveitingina við einum triðingi í tvey túsund og tvey og tað uppblámsaran av føroyska samfelagnum sum hevur verið tey síðstu tjúgu árini er altso sambært hugsanarháttin hjá jaspur langoyrd so átti tað ikki at burtur til at vit vóru komin har sum tað er í dag
ja nei eg haldi steðga hava
ja takk jaspurlangord ger sovæl ja takk fyri frú forkvina pottareynatúgva hevur rætt í atblokkurin haldi eg bleiv skorin trý hundrað og hálvtrýss milliónir eg haldi t vit kunnu siga at tað tók áleið tíggju ár at koma afturí aftur í tí á tað ið tann blukkurin bleiv skorin burtur og eg haldi ið lukkutíð fyri samfelagið kom sambandsflokkurin til soleiðis sambandsflokkurin siga meg veitsk hvat v vit taka ábyrgd vit síggja mær vit hava mist nakrar pengar her men sum mugu skapa tað inn aftur og so fóru vit og tóku ábyrgd tí tjóðveldisflokkurin ikki gjørdi tað og skaptu aðr aðrar inntøkur millum annað sølu av partabrøðum sum gav tvey hundrað og hálvfjerðs milliónir vóru sirkan tær milliónir sum manglaðu í sum tjóðveldið bara eygustjoli ella ella tikið úr úr
úr landskassanum takk fyri ja takk eg haldi at røðarin skal royna at vanda sær eitt sindur um orðini
at viðmerkja eg bjørt samuelsen ger so væl takk fyri ja tað er áhugavert at hoyra jaspur langaard tá hann sigur eitt pluss eitt tað ongatía meira enn tvey men tað er nettum tað ið ein búskapi har mnn dugir væl har mann dugir væl at stimbra undir góðar vinnugreinara dugir væl at fáa ting at vaksa so blívur eitt pluss tt ofta nógv meira enn tvey tað er kanska tann grundleggjandi hugsjónarmunurin millum okkum at sambandsflokkurin dámar øgiliga væl hesær kassa telja krónur inn og telja krónur út meðan vit síggja tað tað skapar nakað nýtt um nakrar tað y nakar kreftir at mann tekur ábyrgd av egnum viðurskiftum og tað hava vit sæð á øllum økjnum kann jaspur langa at forklára hvussu vit í dag klára okkum tá ið blokkurin er syrka tíggju prosent av fíggjarlógini tá ið blokkurin færi nøkrum visti fara nøkur tíggjár aftur í tíðina var omanfyri hálvtrýss prosent hvussu ber tað til at øll væl
fer ikki at steðga upp í føroyum takk fyri
ja takk jaspur langord ger sovæl ja takk fyri frú forkvinna tað var tað sum eg byrjaði mína røðu við at siga vit í t tvey túsund og seks skaptu partabrøvini sum skapta sær trý fýra hundrað milliónum at reyka uppboðssølu av tilfeingisgjaldi forskatting av pensjón og loyvisgjaldi alivinnunesi herskattur til veiðilovur øll hesi her tingini sum vit hava sett í staðin fyri sum hava verið við til at skapt tær inntøkurnar tí at tjóðveldið hevur tikið pengarnar úr landskassanum og summi siga men tað tað merkirt so bara tað at vit mugu bløða onkur aðrastaðnis altso onkursvegna ov tí kann mann siga vit hava tikið ábyrgd vit hava tikið ábyrgd vit hava sagt tað men tað má vera skil íí galdskapinum og tí kann mann iga a tað so ræðuliga negvnt bara at siga tað men eg háli pengar úr og so mága onkur annar finna út av hvussu pengarnir koma inn aftur og tað er kanska tað sum er eyðkenni hjá hjá tjóðvildsflokkinum tað er tað mann brúkar høvdið man brúka skynsaman politikk om mann finnir loysnir tá ið mann stendur í støðum
tá ið onnur ikki klára at finna loysnir takk fyrija
takk so er tað ruttvang í einari viðmerking ger so væl ja sambandsflokkurin førir oftani fram at tær yvirtøkurnar ella av flest øllum yvirtøkum sum eru gjørdar føroyum hava hevur sambandsflokkurin verið við í og tí kann tað undrami at sambandsflokkurin altso sambandsflokkurin hevur altíð átikið sær leiklutin ávara móti at sleppa danska málinum at sleppa danska fleigginum at minka um blokkin altso tað vísir seg og og alt hetta sum sambandsflokkurin hevur ávara ímóti hevur víst seg at gagna okkum upp á sigt tí tað er í strembanini eftir at standa á egnum beinum at vit mennast tað er soleiðis vit flyta okkum frameftir og og tí undrar tað meg tí í veruleikanum so haldi eg at sambandsflokkurin oftani er við tá ið ástendur at mann tímir hendan leikn
tað er jú ikki so takk fyri
ja takk so er tað jaspur vang ger sovæltakk fyri frú forkvina hjaspur langaard tað er púra rætt sum um rut vang sigur vit taka ábyrgd tá ið vit fáa fáa tað tilluta og tað er kanska tað sum eyðkennir sambandsflokkin tað er tað at mann tekur ábyrgd tá ið á leikar og eisini tá ið tað kemur til yvirtøkur sum nevnir rut vang so rætt at vit hava verið tey sum kanska hava yvirtikið eg haldi tað sum hava yvirtikið næst mest inni her á tingi og tað er eisini tað tá ið vit hava yvirtikið mál men so hevur sagt tað men sjálvandi er hetta er nakað sum gevur meining fyri føroyingin hetta er nakað sum vit hava fíggjað tað er skil í tað er kki bara nakað tilfeldigt og siga t vit finna út av hvussu vit fíggja tað tá vit loysa fyrst tingini og so gera tað upp á rætta máta og tað sum gevur best meir
fyri føroya fólk og fyri okkara borgari takk fyri
takk frímu drasmussen ger so væl ja takk fyri tað eru nevnt fleiri ferðirnar um hesar fimm hundrað milliónirnar sum blivu koyrdar í búskapargrunn røðarin kanska hevur eina eina hugsan um at hvar sær fimm hundrað milliónirnar møguliga kunnu vera komnar frá eg hugsi um er tað kanska okkurt serligt sum hendi undir seinasta valskeiði sum vóru akkurát fimm hundrað
takk fyri ja takk stórliga jaspur langoyrd eg kom at siga jaspur vang í áðni
og orsaka tað fyri sovorðkina ja tá ið tá ið ið mann líkasum hopaði vónaði upp á at kanska vit fingu eina eina oljuvinnu í føroyum so gjørdi mann eina avtalu við við danska ríki um at visti tað væl soleiðis at vit ikki fingu funnu oljuvinnu aftaná tjúgu ár so vildi ríkiskassin sannera fimm hundrað milliónir og tær fimm hundrað milliónirnar sum danska ríkið hevur goldið okkum hava vit nú koyrt í ein búskapargrunn hurrá fyri tað kann man siga og stóra takk fyri danska landskassan fyri eisini at vera við til at
hjálpt okkum í so máta takk fyri ja takk og
síðsta viðmerkingina eigur magnus rasmussen ger sovæl taktakk fyri frú forkvina ja eg bleiv mikiðklókar upp á pá tjóðveldið nú fyri løtu síðani tá eg fór skúla í fyrsta flokk í søldarfri nítjandr og níggjuogtrýss tá lærdi eg tað allarfyrsta eitt pluss eitt í tvey men hjá tjóðveldi er eitt pluss eitt tað pjøðuist ikkiat vera tvey so so nú havi eg líkasum fingið ljós yvir tað at mann sigur at nú skulu vit bara skerja blokkin og hækka útreiðslurnar tí tað vísa uppskotini sum tey hava lagt fram eg hugsi hvat hvat ið røðaran
men kann siga um tað roknist ikki
ja takk jaspur langoyrger so væl ja takk fyri harra formaður frá fólkum mennaðum ja tað er púra rætt og eg havi øgiliga ringt við at skilja hatta rokti ikki sjálvur hatta er sjálvur lærari og hatta minnist eisini aftur tá ið eg gekk barnaskúlan tað fyrst eg lærdi at tað er tá ið eitt pluss eitt er tvey og tað blívur ongantíð nakað annað og eg visti ikki blíva tað so blívur tað skeivt og tað er kanska tað sum eyðkennir tjóðveldið tað er tá mann er nokk so floppi uppá mann ikki fær at ganga og mann ikki fløkasum blíva mann koyrir kanska meira uppá kenslur enn fornuft og tað er ikki eisini fínt tað ber bara ikki á mál tað ber ikki á mál
takk fyri ja takk og næst at hava
orðið er edva jacobsen gersoæltakk fyri frú forkvinna ja vit hava havt eitt eitt gott kjak í dag um hvar okkara inntøkur koma frá og hvussu vit fíggja okkara samfelag og tað eru verið øgiliga nógv sum hevu verið borið fram og tað eru nógvar meiningar um hvussu vit halda at vit skulu mann sigur klára okkum fíggjarliga so havi eg hugt mær upp á nøkur tøl fyri tað fyrsta so prøvaði eg hyggja inni í tølini í fíggjarlógini og har stendur nemliga nú komu jaspur langaard akkurátíðin á tað at tað blivu nakrar inntøkur skaffaðar til man sigur til hetta samfelagið undir samgonguni sum var áðrenn tá frá ellivu til fimtan og og tað varsjávandi tilfeingis og forskantin av pensjónum og loyvisgjøld og onnur gjøld sum vóru tá og sum las jaspur langor inni á so er tað bæði nítjan var tað eina komma eina milliard nú hugdi eitt sindur eftir tí tað eg verula eitt sindur borið framundir at mann kláraði at koyra hálva milliard í búskapargrunn í síðstu samgongu fór inn og hugdi eit líti sindur av tølunum hvat ið síðsta samgonga hevði av inntøkum líkasum at gera gott við bara í ymiskum gjøldum øðrum gjøldum uttan blokk so kom samlað inn hesi fýra árini tvær milliardir og átta hundrað og níggjuogfjøruti milliónir av pengum frá ymiskum gjøldum sum ikki vóru áðrenn tann samgongan tók við og so hevur mann havt lokkin í allari síðstu samgongu og tað var tvær milliardir og fimm hundrað og áttaogtrýss milliónir tað vil siga hálva sættu milliard í inntøkum komu inn hasi fýra árini og ikki ein króna í lækkaðum ríkisveitinum ikki ein tað mann kláraði so hugsað mann eg má vit vóru óførd vit settu hálva milliard í búskapargrund men tað kom so eisini fram nú at mann bleiv sineraðu saneraður fyr eina hálva milliard so so tað er nógvir pengar sum er farnir ígjøgnum so mann kundi líkasum gjørt gott við visti mann virkuliga brendi fyri at vera sjálvstøðugur tí ati í allarbestu tíðum mann kann siga blokkurin bara blokkurin var størri hesi fýra árini áðrenn vit sótu enn alt tað samlaði yvirskotið so mann hevur tosað upp í leypara um hvussu gott yvirskoti tann samgongan kláraði at samla men tá mann hyggur eftir so vissti blokkurin varð tikin burtur so varð undirskot øll fýra árni so tað er kanska áhugavert bara líka at hyggja eftir nøkrum faktatølum tað erso nakar aðrar inntøkur sum ella mann kann siga útreiðslur sum vit ikki nýtast at gjalda sum eg nevndi eisini í áðni eina viðmerking rættiliga nógv av okkara ungdómi lesa uttanlanda bæði niðri og aðrastaðni íslandi aðrastaðni skotlandi og hvar tað skal vera bara tað r ein góðkend útbúgving tað er eitt stað millum hundrað og tvey hundrað milliónir um árið tað er omanfyri hundrað milliónir hervur posstóttur ristað á høvdinum men tað er eini hundrað og tretivu eg havi ikki nóg aktíð á tali men tað rættiliga nógv sum verður betalt árligt hvørt ár til okkara ungdóm sum lesur og tað er so eisini nakað sum møguligt eisini bíl burtur men so skal mann finna tað aftur á tí føroysku fíggjarlógini eg havi bara ofta spurt tjóðveldið sum stendur fyri hesum málinum og ynskt at komað við einari øgiliga greiðari fíggjarlóg hvar hesi tølini eru uttanfyri soleiðis at mann sær veruliga við berum eygum hvar ætlar mann so at peningurin skal koma inn hv hvørja m mann sigur hvar skulu vit spara hvør skal hvør tænasta skal vera kanska øðrvísi enn hon er nú so ati hetta var bara nøkur fá ting sum eg ætlaði at leggja afturat men eg havi s ongantíð enn fingið svar upp á tað tað kundi verið intersant eg haldi sjálv ati tað er ordiliga gott at tá ið mann nú hevur visti mann tekur og skerja eina rúgvu so veit mann tað at tað verður kanska onkur góð vælferðartænasta sum mann ikki kann lata so at bara mann hevur okkurt boð upp á tað og tað kann tað vera tað fer at koma okkurt við tíðini men men enn hevur tað so ikki verið t koyrir meir upp á kenslur og og tað kann mann ikki fíggja nakað við so mikið havi eg fingið e við við tøl alt mítt lív at tað skal krónur oyrur til og tá eg gekk skúla tá var øllum førum eitt pluss eitt tvey men sum sum tað verur sagt í dag so kann tað vera bæði trý og fýra og fimm men tað kemur sotíðina
vita takk fyri frú farskýring ja takk næstur at røða er pálla reynartúgvu ger so væl
takk fyri forkvinnan eg skal bara nýta høvi at takka løgtinginum fyri at hava viljað brúkt tíð og orku upp á at kjakast um hesi uppskotinum hjá tjóðveldigu dag og eg haldi tað verið áhugavert at hoyra sjónvarmiðini eg veit væl at at vit ikki bara hava tosað um búskap sum kanska hetta upskotið leggur upp til men kanska líka nógv um tjóðskap og mentan men eg haldi meg kortini síggja visti mann roynir at at hyggja aftur um tær tær størstu barikadirnar so er kanska ikki so øgiliga langt millum partarnar og tað hevði verið øgiliga áhugavert um vit kundu sett okkum tann leistin fyri framman at vit royndu vit skuldu jú hava semjur so ella so um fíggjarlóg vi so kundu lyfta okkum eitt lítiðsindur longur upp og og og royndu sum felags politisk skipan at gera semju um um eina búskaparliga ætlan kanska yvir fimm ár ella ivið tíggju ár sum sum leggur upp til eina búskaparliga semju væl skilligt at vit eru ósamd um umnógv viðurskiftir í í bæði í samlaða politiskuskipanina og eisini her í tinginum men hinvegin er einki ivast í at vit eru samd um rættiliga nógv viðurskiftir og tað hevði kanska verið gott visti mann fekk eina semju um tey grundleggjandi viðurskiftini og harvit fekk fekk friða ta kjakið og so heldur tóku teir meira prinsipiellu og ahógtdystirnar sum vit hava brúk fyri í politisku skipanini men lótu mótu lótu sumt liggja sum sum ein ein ein frið sum vit vóru vóru samd um og og góða hesini politisku skipanini meira róð til at arbeiða við teimum avbjóðingum sum eru so altíð alt vil eg bara nýta høvi at takka takka flokkunum fyrifyri at tey vildu luttaka í kjakinum og vónandi kunnu vit hvussu fáa eina skilagóða kós burtur úr hesum kjakinum upp á sigt takkfyri
ja takk har var
ein viðmerking frá bjørt samuelsen ger so væl takk fyri ja eg kundi hugsað sum har spurt pallarin reyna túgvu tingmann um hetta við at umvitgerast fíggjarliga sjálvbjargin hvussu fer tað at styrkja støðuna hjá okkum metir tingmaðurin í mun til tað at kunna til dømis samráðast um handilssáttmálar ella onnur viðurskifti við onnur lond hevur tað nakað virði fy fyri land at kunna tað og hin spurningurin er hvussu sær ballerina tøkk fyri sær at mann kanska kundi fingið breiðari undirtøku breiða undirtøku sum hann nevnir hvat tosa vit tá um er tað at mann skuldi gjørt tað yvir eitt langt áramál ella hvussu sær hann
hann fyri sær at tað er realistiskt
takk fyri túpállarenar trúgva tað er so fæl takk fyri formaðurin at vera fíggjarliga sjálvbjargin styrkir fyrst og fremst um sjálvsálitið og sjálvskensluna og tað ger tað eisini hjá einum landi ein land sum veit at mann hvílir trygt á sínum egnum beinum fíggjarliga hevur hevur hevur tað kensluna í barmi men hinvegin er einki ivast í at tað politiska frælsið er alt avgerandi fyri ella tað politiska rásarúmið er alt avgerandi fyri hvørjar handilssáttmálar hvørja hvørji lond vit ynskja at at gera semjur av handilsligum slagi við so tað er tað er einki ivast í at har er kanska munur á sambandsflokkinum og okum at sambandsflokkurin kanska heldir tann móti búskaparliga sjálvbjørnum men men men loyvir ikki sær sjálvum at fáa allar ágávarnar við í tí sum tað er at taka tað sjálvskaparliga
frælsi eisini takk fyri ja takk fyri tað eru ikki fleiri sum hava biða um orðið so eru orðaskifti enda og hesi bæði málini tey verða beind í fíggjarnevndina til víðari viðkerð vit eru so komin til tað seinastu viðgerðina í dag tað er fyrsta viðgerð av løgtinsmáli nummar áttaoghálvfjerðs tað er uppskot til løgtinslóg um broyting a løgtslóg um at byggja eitt búheim og umlatingarheima í havn til børn og ung við autismum tað er øktar útreiðslur til verkætlan úskal biðja um framsøgufólk annika olsen fyri fólkaflokkin eykun samuelsen fyri javnaðarflokkin siri stenberg fyri tjóðveldi tað eru tey sum hava bja magnus rasmussen fyri sambandsflokkin annika olsen fær fyrst orðið
til viðgerðar er løgtingslóg um at byggja eitt bú heim og umlatingarheim í tórshavn til børn og ung við autismu og lat meg siga tað beinanvegin at hetta her er eitt ómetaligani gott uppskot og eitt gleðiligt uppskot sum hetta høga løgting sleppur at viðgera í dag hetta er tó ikki fyrstu ferð at løgtingið viðger hetta uppskotið tí at talan er um eitt broytingaruppskot uppskotið hevur verið í tinginum í tvey túsund og átjan har ið mann hevði avsett níggjuogtjúgu milliónir krónur til hetta sama heimið í í havnini men eftir útbjóðingartilfar og eftir at tilboðini eru komin inn um mann hevur fingið staðfesti veruligu útreiðslurnar so er so er tann upphæddini eitt sindur hægri og tí verður so upphæddin sambært hesari lóggávuni broytt frá níggjuogtjúgu milliónum til at verða níggju tretivu milliónir krónur til hetta sama endamál talan er um eitt heim sum rúmar bæði búð heim umlatingarheim og virknistilboð um hetta nú eisini er liðugt prosjekterað so er hetta eisini klárt at fara undir at byggja og tað er eisini funnið økið her í høvuðsstaðnum til hetta endamálið úti í kvíggjartúni á argjum so tað skuldi eisini verið komið upp á pláss byggingin fevnir um tríggjar eindir eina búfólkaeind seks við seks búplássum eina umlatingareind við seks umlatingarplássum og so eitt dagtilboð har ið rúm er fyri sekstan borgarunum tað er eingin ivi um at hetta uppskotið bøtir um umstøðurnar hjá fólki ið bera brek og serliga her í suðurstreymi nógv av teimum stovnunum nógv av teimum stovnnum sum sum eru í dag eru í ómetaliga ringum standi og at okur hava eina langa bíðitíð er ikki okkum ókent her í løgtinginum okur mangla pláss og skipanin við bráðfeingisplássum er eisini eisini í troti so tað at okur kunna fáa hetta búheimið við umlating og eisini við dag tilboði er jú eitt kærkomið tilboð autisma tað er tíverri ein trupul sjúka at fáa og tað er tíverri eini menningartilgongd sum sum er øgiligani trupul og tað vísir seg øgiligani tíðliga í livialdrinum hjá hjá børnunum ati at hetta ger seg galdandi og tað er eingin ivi um at tað skapar nógvar avbjóðingar bæði fyri sjálvandi tann einstaka sum verður raktur av sjúkuni men ikki minst eisini tær familjurnar sum eru kring hetta barnið so tí er tað ómetaliga umráðandi at okur kunna vera við til at hjálpa hesum børnum og hesum familjum til at fáa eina betri og skipaða tilveru vit vita tað at jú fyrr innsatsurin byrjar jú betri eta jú betri eta loftir sum børnunum lættari eta at geva teimum ein ein virknan gerandisdag og ein lættari gerandisdag tað sum eg haldi er øgiligani áhugavert í akkurát hesum uppskotinum tað er tað sum mann leggur dent á við sniðnum og sjálvum bygninginum at mann at mann lagar hann til tað er avbjóðingarnar sum hesi børnini og hesi ungu hava bæði í mun til tað kropsliga tað sosiala

sambært hesum uppskotunum so viðføra hetta her sjálvandi eisini eitt sindur av rakstri tað er lagt upp fyri áleið fimtan komma fýra milliónir krónur í árligum rakstri til hendan stovnum meginparturin fer sjálvandi til til búð og og dagtilboði ellivu komma fimm milliónir og so er so restun aftað til umlætting tað sum eg haldi er serstakligani spennandi við hesum uppskotinum tað er at nú fáa okur tað sum líkasum hevur manglað í í allari tilgongdina tá ið kut tosa um børn og ung við autismu nú skal ikki vera sum onkur siga tá ið tá ið eg var landsstýriskvinna tá hendi tað og tað men men eg kann ikki lata vera tí nú havi eg umsitið hetta málsøki og eg kenni eitt lítið sindur til hesi viðurskiftini tað sum eg h upplivdi nógv tá tað var at hesi foreldrini tey manglaði eina skipaða tilgongd líka frá tí at barnið bleiv føtt og tað bleiv staðfest ein diagnosa og so til tað at tað skuldi kanska á miðnám ella kanska víðari í í lesturi tí nógv av hasum her eru jú øgiliga væl fyri av hasum ungu sum hava autrismu men tað sum tey runnu seg inn í var øgiliga ofta manglandi forstáilsi hjá myndugleikunum eg minnist ati eg hevði nakrar familjur inni til eina eina ein ein ei ein eina samrøðu um um hvat hvat hvat var galið altso hví hví eg upplivdi tey skipanirnar so so truplar og so siga tay jamen tað var faktiskt meira trupult at fáast við myndugleikarnar enn at fáa eitt barn við autismu tann eina familjan haldi eg hevði skula greitt fjúrtan ymiskum fakfólkum frá nei fjúrtan ymiskum stovnum frá tí trupulleikunum tey høvdu og eini tveyoghálvfjerðs ella fimmoghálvfjerðs ymiskum persónum sum mann skuldi venda seg til og ætlatíðina greiða frá hvat var galið við við teirra barni og tað sigur seg sjálvt at tað tað skapar ein eina øgiliga frostratión hjá hesum familjunum at at at tað eru líkasum eingin móttakari í hinum endanum og tað var tað sum byrjaði tað sokallaði ta góðu tilgongdina ta konseptið at mann líkasum vendir dív við at hesi foreldrini sum fáa eitt barn við autismi skuldu ikki merkja tað at tað er trupult at fáast við myndugleikarnar tí tað eiga myndugleikarnar onkursvegna at kunna tosa saman um og fáa skipað viðurskiftini soleiðis at at barnið verður loftað frá frá te einu skipanini til tey næstu til tey triðju nú skal eg ikki siga hvussu tann skipanin virkar í dag men eg haldi at tað var ein ein nokk so slógbrótandi máti at arbeiða upp á at mann vendi tingunum og høvdið men tað sum mann upplivdi tá tað var at tá mann so hevði fingið staðfest hesa sjúkuna ella tá ið mann hevði fingið diagnosina so vóru kanska tilboðini ikki til tað í hinum endanum og tí er hetta her líkasum eitt stig á leiðini har man tippur kanska tann tann tann eina kanstka man siga ann tann eina geiran tí tað hevur ikki verið bygt til børn og ung við autismu í føroyum hetta er fyrsta av sínnum slag

eitt annað sum sum tað eisini bleiv arbeitt við tá tað er hetta her serligt tilrættað miðnám har ið børn ung ella kanska serliga keitidag ja minásskúlanæmingar kundu taka eitt serligt tilrætta miðnám har mann sjálvandi hevði stuðulin og tað var skipað p á ein serligan máta sum varð ætlað til teirra sumsum vóru sjúk við øautismu og tað var eisini eitt eitt øgiliga gott og og kærkomuð tilboð so nú kunnu okur faktisk veita hesum børnunum og ungu faktisk eitt skilagott tilboð líka frá tí at tey kanska fáa staðfest sjúkuna og líka til at tey fara á miðnám og tað er tað er fantastiskt at at mann er komin her til tað er øgiligani gleðiligt at landsstýriskvinnan hevur arbeitt som miðvíst við at fáa fáa hetta í í rættlag og eg skal eisini takka henni fyri at hon er komið við hesum uppskotinum og vil kempa fyri at fáa tað sett í gongd og fáa hetta bygt tí tað er eingin ivi um ati tað er ein kærkomin lætti hjá hesum familjunum at fáa ordilig tilboð eg kann líka leggja tað afturat at tað var ikki altíð líka lætt hjá hesum familjunum um tað mundi tá ið í hvaffateigi umsett hetta økið tí at tað var einki tilboð til teirra her í høvuðsstaðnum at nógv av teimum máttu fara til klaksvíkar við við heilt smáum børnum ikki tí t tað er nakað galið við klaksvík men at skulda lata eitt lítið smába sum kanska er fimm seks ára gamalt til eina aðra ein annan bý og at at vera eitt annað stað enn hvar mann sjálvur býr tað er eitt nokk so stórt inntriv í eina familju so so tað er tað er fantastiskt at mann kann fáa tilboð í nærumhvørvinum og nú er tað so alt spektið búplássin til umlating og so til til dagtilboð so hetta her fara okur heilt sikkurt at viðgera positivt nú bar hetað er so í fíggjarnevndini nú bleiv eg eisini steindinn sumsum framsøgu fólk í hesum málunum hetta endað ikki trivnaðarnevndini men í fíggjarnevndini men eg ivist onga løtu í at fíggjarnevndin fer at viðgera hetta her
øgiliga jaligt takk fyri harra formaður ja takk fyri
so er tað ein viðmerking jerefo takk fyrira formaður hetað r eiki ivast í efti r ein góða verkætlan og ein góð íløga ferr tú líka rætta lítiðsindur upp á at ví autismu er ikki ein sjúka tað er ein diagnosa sum mann skal viðgera og tað er øgiliga ymiskt hvussu hvussu fólk er fyri tá ið andigolsan kemur inn á góðu tilgongdina so inki ivast í har krevur at gera nakrar batar serliga e tað er tað at tú møtir upp úti í økinum og hevur netverksfundir og hevur púra greið málið sum tú sett fr settur setsar fyri og eitt annað tilboð sum manglar teg er aftaná ella áðrenn tey fara á serligt miðnám tað er tey at læra at liva við teinum avbjóðing sum tey hava vit hava eg hava fyrispurning fyrr har vit hava ein stóran bílista til tey børnini alla tey á á á stoffalág men vit hava einki tilboð til tey ungu við autismu sum hava tað øgiligan trupult samband serfrøðini inni á skásøkinum
a
gedsen fár maður halt meg tul góðar viðsti avmitgávum koma at siga sjúka tað er sjálvandi ein diagnosa men tað er rætt sum sum rósa samuelsen er er inni á at ein og hvørj skipan hon skal jú eftirmetast tann góða tilgongdum bleiv jú gjørd aftur í í tvey túsund og hvat blívur tal trettan fjúrtan har á leið so tað eru jov longu nógv ár at bakið so sjálvandi eigur hon at at verða eftirmett og hugt eftir í í sreyminum um hon krevur batar tað yvistíðonga løtu í at at skipanin allar tíðina skula hyggjast eftir og og dagførast men yvirhøvur so muku bara staðfesta tað at tað er serliga her í suðurstreymi at tørvurin á búplássum er stórur ikki bara til børnum ung við autismu á so nógvum øðrum økjum eisini eisini ung við við menningartarrunu og annað at okur fáa veruligan er sett gongd á hetta økið og tí er tað eisini gott at landstýriskvinnan eg komi við einum bústaðarpakka sum eisini
lyftir tann partin takk fyri harra formaður ja takk so er tað eykun samuelsen sum fær orðið ger so væl
hetta her er ein stórur dagur haldi eg at vit nú at hendan her verkætlanin hesin her stovnurin búðiheimi og umlatingarheimi til børn og ung við autismu at vit nú standa her í tinginum og mangla at fáa rætta upphæddina til og annars so er tað klárt arbeiði at fara í gongd tað haldi eg eri fantastiskt bæði fyri ta politisku skipanina og fyri øll tey sum vara av og sum hava tørv á hesum tilboðnum tí at hetta hevur verið ein tilgongd sum mann sigur at her var eitt lógaruppskot sum kom niðan við einari byggiskrá í tvey túsund og seytjan og har upphæddin var munandi minni enn enn tað sum tað nú vísir seg at kosta níggjuogtjúgu milliónir sum mann skjótt sá ikki var ein veruleikakend meting kann mann siga og tað er jú tann standandi diskussiónin nú má sjálvur veriað í fíggjarnevndini fyrr um heta her við nær ein verkætlan er búgvin til at mann leggur lógaruppskot niðan nær mann hevur ein ein kostna sum sum heldur men meni tað hevur so verið arbeitt við hesum her málinum og í julimánað í tvey túsund og nítjan varð søkt um byggiloyvi so kom eitt høvuðsprosjekt í oktobur í nítjan og tað var boðið út í januar tjúgu og tað útboðið bleiv so havnað av landsstýriskvinni sitandi landsstýriskvinnu tí at at mann helt at tað var fordýrt og so hevur mann roynt at funnið sparingar og tað hevur so verið boðið út aftur nú í desembur nuí tjúgutjúgu og nú er mann so komin til hesa her upphæddina sum er níggjuogtretivu milliónir har eg vil siga at sovítt eg minnist tá ið ið hetta her var metingin var einogfjøruti milliónir tá ið mann fekk fekk hetta her prosjektuppskot um skipanaruppskot tá metti mann tað til einogfjøruti milliónir nú hevur mann so minkað fermetrar talið nakað og bjóða t út og tað kemur inn aftur og kostað níggjuogtretivu milliónir so tað er ikki so langt vekk frá tí metingini burturar frá at mann hevur minkað fermetrartalið nakað men tað sum tað so verður sagt í uppskotinum tað er at funktiónirnar sum er í húsinum tað gongur ikki út yvir tær og tað mugu vit vóna at tað ikki ger øtað sum eg haldi vera øgiligani áhugavert við hesum her uppskotinum ella eisini við hesum her stovninum tað er tað at mann hevur bæði búð heim og umlating og so ein virknisdepil ella kann man siga har har børn kunnu koma til um dagin og fáa mennandi tilboð tað er virkliga mangul upp á tað og tað sum er so serliga áhugavert tað er tað at at tað er ikki ikki so vanligt at mann byggir til hendan málbólkin ella tað er ikki bygt serliga til hendan málbólkin hvørki uttan í heimi ella í føroyum eftir tað fyrsta av sínum slag í føroyum og her hevur mann virkliga í skipanaruppskotinum o hevur mann virkuliga innhugsað hetta her námsfrøðina autismunámsfrøðina kann mann siga í hvussu allur bygningurin er skipaður og tað haldi eg vera ótrúliga spennandi ofta tosar mann um í sosialpolitikki at tað er viktigt at tey átøkini sum mann setur í verk at ta rigga men tað er sjáldan at mann eftirhyggur tey um tey veruliga rigga og eg dugi at síggja nøkur perspektivur í einum bygningi sum er bygdur eftir einum ávísum leisti sum tekur atlit til ta deagnosina og ta avbjóðingina sum hesi børnini hava at mann kann veruligani fylgja tí upp erser hesin her mátin at byggja upp á ertamennandi hjálpi hesum her børnunum meira enn tað vildi gjørt í einum vanligum bygningi sum mann kann veruligani eftir hyggja um hesi her tingini muna sum mann ger tað haldi eg vera virkla spennandi og áhugavert og kanska kann eisini vera nakað sum onnur kunnu hyggja at og læra læra av teimum royndum sum man ger sær har visti mann treytað av at mann hevur tað í huga at fylgja við teimum átøkunum sum mann ger tí vit hava tað so øgiliga ofta tað bleiv nevnt tí góðu tilgongdina í áðni sum í tí stóru tí heila haldi eg hevur fungerað væl sjálvandi skal hann eftirhyggjast og tað er eisini ymiskt hvussu hon fungerar kanska runt um í landinum men í tí stóru tí heili hevur hon fungerað ómetaliga væl tað verður kanska partvíst verið og hugt eftir góða tilgongdini men ikki nøkur skipaeftirmeting og tað er tað vit vit kanska ofta gloyma at hyggja eftir hvussu virka tingini sum vit gera hmen eg veit at tann góða tilgongdin er nakað sum øgiliga nógv forelduri eru glað fyri og mann hugsaði tá ið tað byrjaði væntaði mann at tað fór at verða eini hálvfjerðs familjur tað var skjótt tað kom uppá hundrað og tretivu og eg giti ikki eg fari skeiv um tað er kanska meira enn tvey hundrað familjur í dag sum hava hava ágóðan av tí góða tilgongdini og hon er styrt og tað er endli gjørt so at mann eisini lógarmessiga hevur samtykt heimaráðgeving til øll øll børn við serligum avbjóðingum í tí nýggju man eg venja við navni kl eita lógina um almannatrygd meini vælferðarlógini so at har hevur mann eisini bygt víðari upp á tað og tað sama við at mann tosar um hettaher við serlig skipan miðnám ogog tilboð til børn og ungviautismu har hevur mann eisini bygt víðari at aftaná serlig skipan miðnám er tað nøkur sum hava hug at fáa sær útbúgving uttanlands tað hava vit eisini samtykt lóggávu til at tað er møguligt so at mann hevur bygt upp á tilboðini vil eg siga men sjálvandi er tað langt eftir á mál og tað kann bara gerast betri og vit kunnu bara fáa fleiri tilboð men eg vil siga at hetta henda verkætlanin her er í hvørnfall eitt øgiliga positivt og stórt stig á leiðini til at bøta um umstøðurnar hjá hesum her bólkinum men vit vita jú at her eru seks búpláss seks umlatingarpláss og so er tað sekstan pláss datilboð at tørvurin er væl størri enn tað so sjálvandi má mann seta víðari út í kortið so at mann fær útbygt enn meir tí at tað er tað er sera gleðiligt at vit byggja út men vit mugu ikki gevast fyrr enn vit hava nokk av tilboðum til tey sum hava tørvin á teimum so at meni eg haldi at hendan her mátan sum stovnurin er bygdur at tað er øgiliga áhugavert og spennandi og nakað sum vit kunnu vera errin av onkur kanska hevur hug at siga at at tað er nakað dýrt at byggja upp á hendan mátan men har havi eg tað soleiðisr at eg haldi tað er ómetaliga viktigt at vit veruliga byggja til tann tørvin og og kann mann byggja soleiðisar at mann kann menna tann bólkin sum kemur at gera brúk av bygninginum so haldi eg at tað er tær eyka krónurnar sum tað kanska kostar tað er so alt tað vert og meira meira afturat so at at eg vil siga tað at at hetta er ein heilt sikkurt ein stórur dagur ikki bara fyri landsstýriskvinnuna sum nú ber hetta niðan men eisini kanska serligani fyri foreldur og børn og at teirra avvarandi sum hava bíðað og bíðað rættiliga leingi at fáa hesi her tilboðini tað haldi eg at nú kann mann síggja líkasum at at endan á tunlinum við hesari verkætlanir í hvørfall og tað haldi eg vit øll eiga at gleðast yvir so at tað haldi eg var tað sum eg hevði atsiga
ja um hetta málið takk fyri harra formaður ja takk
edvard jakobsen eina viðmerking takk fyri harra formaður eg eri púra samd um at tað er eitt ein gleðisdagur dag tá vit koma á mál við slíkum verkætlanum og summi sum tað verður sagt eisini so og nevnt í røðuni so sigur mann onkuntíð møguliga at at summi ting er dýr men men fyri hvønn tað hevur alstóran týdning fyri teir persónar sum koma og og allar teir familjurð vita at eisini bara sum taka sum at dømi ein stórur skúli er øgiliga dýrur men men vit gera hann tí hann er skapað góðar karmar til okkara børn og okkara ungu so eg haldi fantastiskt tann góða tilgongdin hon verður eitt sindur trekk kanska runt landið og kanska samskiftið millum hesa ymisku stovnarnar tað er ofta har sum kanska foreldurin hasin ímóti at vit vildu so væl ynskt at tað kundi arbeitt betri saman allar skiparnar so tað gagnaði sum mann sigur sum allarbest men men ein sera stór gleðiligur dagur sum mann sigur alt løg til er samt um tí at tað var væl longu í átjan men so

eygun samelsen ja takk fyriharra formaður eg ja tað er akkurát tað tá mann tosar um at ting kosta nógv ella hvnn hvønn fyri hvønn og hvat erda mann fær burturúr pengunum tað er tað so er tað slett ikki sikkurt at at tað nú kostar so øgiliga nógv sjálvandi skal mann ikki ikki bara siga at tað er líka mikið hvat ting kosta men mann skal tryggja sær at at mann fær gjørt umstøðurnar so góðar sum til ber har haldi eg ikki mann skal lorða við prísi og tað hopi eg heldur ikki a mann hevu gjørt her og tað er so heldur ikki mín fatan hitt við tí góða tilgongdini eg haldi tað er akkurá hetta her sum eg nevndi at mann setir átøk í verk men vit hava eitt lyndi til ikki at fara at hyggja aftur hvussu virkaðu tey og tá meini eg veruliga eftirmeta tá ið eitt ávíst áramál er farið og hvussu kann mann so útbyggja tað eg veit at har eru øgiliga nógv góð ting við tí góðu tilgongdini men eg ivist ikki í at serliga tann hørla við at fáa myndugleikar at arbeiða bieatri saman tað eigur mann at fara nærri enn á

ja so er tað gjóni nolsø joensen ger so væl ja takk fyri harra formaður ja hetta er at gleðast um tí at serliga í suður streymi er er tað stórur tørvur á búplássum til fólk við serligum tørvi tað hevur jú verið vístar á kanningar hjá almannaverkinum síðstu árini sum sigur at øki ella her suðuri ella teir bygningarnir eru tað r teir eru blóðu reyðir so tað vil siga a tørvurin er øgiliga stórur og eg veit at fyrr landsstýriskvinnan arbeiddir nógv við hesim her og og tað byggingin í vit hoyra jú her at tað sum hevur verið frammi higar til í málinum at tað byggir á kal sk man siga landsstýrisfólk aftaná landsstýrisfólk og og tí er at gleðast um at vit eru komin nú til hetta her men tað sum eg vi ætlaði at spyrja andsrifyrrvenandi landsrskvinna um tað er hetta nú tá ð v nú snakka vit bara um seks búpláss og bíðilistin er langur høvdu vit kanska fingið fyrr at brúkt nakur eitt sinur meira nakrar fleiri milliónir kanska fingið meir burturúr kanska at gjørtføstuplássini kanska til eini tólv tað er tað er ein ein ein áhaverdur spurningur sum mann kundi reist eisininin

eyðkunus hammarsson ja takk fyri harra formaður at tað er ein áhugaverdur spurningur sum gjóni nólsoy johansen reisur men eg tori ikki at meta um um tað ikki hevði verið betri at bygda eitt heim afturat heldur enn at tí at tenda umlættingið so ella dagtilboðið sum eg havi skilt tað er ómetaliga viktigt at fáa eitt skipað dagtilboð og skal mann so hava kanska fleiri plássar at gera so veit eg ikki um um at tað hevði verið í so stórt hendan verkætlanin har mann kanska kanska hevði verið betri at forseta bygt men hatta er ein áhugaverdur spurningur sum sum tingmaðurin reisir har hitt við reyðum bygningum tað talið er minkað munandi seinnu árini har mann minnvíst er farin í gongd við at eisini at vit líkahalda og um og útbyggja teir bygningarnar og tað arbeiðið heldur eisini fram nú undir hesari landsstýriskvinnuni so eg vóni at mann eisini
han kemur á mál har takk fyri harra formaður
ja so er tað annika olsen gersuvæltakk fyri harra formaður eg eri púra samd við eygun samensen í tí at mann ikki skal seta spurnatekin við at mann skal yvirhøvur raðfesta hesi tingini fíggjarliga ofta er tað hesin málbólkurin sum kemur í síðstu røð tí at alt annað skar framum tunlar og vegir og skúlar og sovíðar alt gott um tað men tað er øgiliga ofta at at akkurát hesin málbólkurin kemur í ættastu kø so tí er tað øgiligani gleðiligt at okur standa her í dag og egentiliga eru tað trý landsstýrisfólk sum hava onkursvegna viðurskiftandi hondum havt hetta málið tí hetta var kanska eitt av tí síðsta sum lá á borðinum hjá mær tá eg var landsstýrskvinna at fara undir hetta arbeiðið og eg veit at eygun samensen gjørdi eitt stórt arbeiði meðan hon sat fyri at fáa hetta her í gongd hevur eisini síni sína tøkk uppiborina fyri hetta málið at hon bar tað so mikið langt og og so standa okur her í dag og kunna øll fegnast og hetta her er

eygun samelsen takk fyri harra formaður ja eg haldi tað er øgiliga gleðiligt at síggja at tað er konfinitetur í soleiðisnar at at landsstýrisfólk skifta innan fyri hetta økið men at mann mann ber verkætlanirnar víðari og her eru so hesum førunum er tað so trý landsstýrisfólk sum hava gjørt tar í hesari verkætlanini eg haldi tað eri eg eri púra samd við annika olsen í tí at at tað er øgiliga ofta altso hesin her bólkurin har oftani hann sum stendur í síðstu røð og tað er kanska av tí at tay rópa ikki so hart ella kanska ikki havanakran at rópa fyri seg og og tað er nokk so løgið at mann at mann tá ofta hevur hug hug at seta spurtmalstekn við um tað fordýrt ella ikki mann sigur oftani visti eru tey stóru tølini nógvar hundrað milliónir so so so setir mann ikki soliga purtmalstegn við men tei ter kanska eru minni upphæddir so kanska mann fer meira niður í men eg ivist ikki í at hetta fer at vera
ein góð verkætlan takk fyri harra formaður ja takk so er tað magnus rasmussen ger so væl
takk fyri harra formaður ja hetta er eitt óalmindiliga stutt lógaruppskot tvær greinar tað er at broyta eina upphædd frá níggjuogjúgu milliónum til níggjuogtretivu og tann seinna greinin er at hendan her verður sett í gildi dagin eftir hon er kunngjørd men aftan fyri her liggur eitt stórt arbeiði óalmindiliga stórt arbeiði sum hevur fleiri ára baki og nú verður nevnt um hendan her ovurhondsstóra tørvin og serligu suðurstreymoy tað vita vit øll sum fylgja eittlítsindur við visi vit fara tað var ikki nøkur ár aftur tíðina so varð tað jú púra vanligt at mann keypti hús og so gjørdi mann í standa ella innrættaði og tað hevði mann ikki góðar royndir av men so fer g kanska ein tíggju árum síðani so gentur mann at byggja til endamálið og tað haldi eg var ein røtt avgerð í runavík vóru hvussu ser hølið bygd til endamálið og tað er at fegnast um hetta her hevur havt sína tíð altso hettatað er faktiskt trý ár síðani at hetta bleiv samtykt tretivunda apríl tvey túsund og átjan so nú trý ár seinni so hetta hevur havt mann sigur sína drúgvu tíð haldi eg trý ár men nú eru vit soer og vissi eg kann líka kanska útleiga okkurt av tí sum stendur her so so hevur mann havt eina byggiskrá upprunaliga og staðan fyri at nú vil mann heldur hava eitt meira kanska ett prosjektuppskot tí at byggiskráin har ersutnakar óvissir og hetta her sum hevur verið umleið túsund fermetrar varð komið upp á seks hálvtrýss milliónir krónur a lægstra tilpið tað vil siga seks ghálvtrýss túsund krónur per fermetur

men nú hevur mann so fingið tað niður á eiognú var tað niður á niður á níggjuog tretivu milliónir ja vs et túsund fermetrar so blívu tað særhar næstan fjøruti túsund altso tað er tað er ein stór upphædd kann mann siga eg hugsi bara tað er ein stór upphædd per fermetur so havi eg hugt eftir tekningunum til hetta her húsið og tær eru rættiliga áhugaverdar uttan at eg skal vera byggikønur up á nakran máta so hevur mann so hevur mann havt íblástur millum tað siðbundna japanska húsið við opið í miðjuni til garðar og tær miðal eldru føroysku staðsetingarnar eyðsendar eyðkendar av smáum timburhúsum tá ið vit byggja almenn ella hús til hjá tí almenna so skal tað vera dygdar góði bygningar eingin ivi um tað tað skal ikki vera nakað sum eitur diskaunt og vit skulu byggja til endamálið soleiðisnar at vit fáa gagnnýtta sum best fyri teir brúkarar sum verða har og fyri tær starvsfólk men eg nevni hetta her bara tað at p á ein ella annan máta visi mann hyggur eftir hasum tekningunum so eg veit ikki um kað nøkur altso har eru so nógvar tekir og har eru ppá frá pá skrá og ogso víðari ha tí hugsi eg onkuntíð altso um mann ikki kanska fer í so langt við við tí men misfata meg ikki tað skal heva dygdargott men at mann hevur slíkar tekningar sum síggja øgiliga altso viski eg hugsi um viðlíkahald og eventelt hetta her við lekum og sovíðari so er tað nógv meira útsett tá ið tað ikki er bygt soleðsinar nøkulunda sum almindiligt men tað er innihaldið tað snýr seg um men eg hugsaðit eg skuldi líka at nevna tær tí hatta er ein øgiligur fermetrarprísur vóni at eg havi sakt kort sjeyogfjøruti túsund var tað sjeyogfjøruti túsund krónur per fermetur altso tað er ikki veivardað og nú er teið komin niður á einogfjøruti túsund krónur per fermetur

á sandoynni sum er tann nýggjasti sum nokk er bygdur tretivu túsund per fermetur eg veit væl at tað eru serlig hølur og mann hevur brúk fyri skinnarðum og og øllum møguligum men eg hugsi bara at vit vit eiga altíð at tryggja okkum at vit fáa so mest fyri pengarnar

tað stendur væl beskriva her at tey hava sínar stórar avbjóðingar og skulu eisini hava umstøður sum eru serligar og tað ger tað sjálvandi at at hølini skulu vera eitt sindur serlig men eg hugsi bara at nevna hetta her altso seinasti bygningurin tretretivu túsund per fermetrur nú verður farin upp um fjøruti og vit vóru næstan uppi á hálvtrýss túsund per fermetur at tað eri líkasum aa hava tað í mentu soverður nevnt ð hetta hevur eitt sindur av rakstri eitt sindur av rakstri tá ið mann sigur tað so betýðir eg tað ikki bara eitt sindur tað er fimtan milliónir vit skulu bara vita tað vit skulu bara vitaso at mann ikki tá ið ið landsstýriskvinnan kemur um eitt ár ella tvey tí atað er liðugt soa óhó ja men vit vita tað tað stendur her tað skulu vit gera o kon greitt ein spurningur hjá mær er at her vera seks búpláss og seks umlatingarpláss fimtan børn við dagtilboð ett sumeg kundi hugsað mær at vita tað er tað hesi børnini og hesi ungu hvar eru tey í dag til dømis a eru tey í ymiskum smærri tilboðum runt um kring og og ver nú pláss fyri nøkrum øðrum tá ið nú hesi sleppa inn her beint hetta her er gott at landsstýriskvinnan nú og tað tað er er í veruleikanum ikki serliga langt síðani at landsstýriskvinnan var her við einum einum øðrum líknandi uppskoti fyri at byggja uppi á á mýrini so tað er at fegnast um at mann nú fær gongd á tí at tað er ú fleiri ár síðani og vit vita tað at bíðilistin er rættiliga stór hetta málið tað fær sjálvandi eina góða viðgerð í fíggjarnevndini og so havi eg hug at leggja eitt afturat nú til seinast t er tað at við í kostnaðarmetingini av verkætlanini er umframt sjálvan bygningin innbúgvutól uttandura spælipláss hegnparkeringspláss umframt allar íbindingar tað vil siga a hetta sær út til at verða at mann hevur tikið alt við tað skal mann eisini hugsa um og og tá ið mann tosasar um fermetrar prís so er hetta her við eisini so tað sær út sum hetta prosjektið sær rættiliga fullfíggj út staðin fyri vistu tað bara var sjálvur bygningurin og so hitt kom afturat einaferð seinni tað skal man eisini taka í mentan

uni rasmussen sum fær eina viðmerking gerso væltakk fyri ja eg haldi tað er gott at tað sovorðt táim verður bygt nú eg hugsaði eisini um hetta her at taðhevur tikið tíð men at eg eri spesielt við hvussu mann skal gera tá ið tá ið tað verður bjóðað út og sovorðið t mann vil gjarna hava tað at henda skjótt og og so blívur tað tað tá ið lægsta tilboðið er so høgt skal mann bara koyrastað ella skal mann velja at prøva okkurt annað og og og fáa tað bíligari tað er tað er øgiliga vanskuligt at vita nær mann ger tað rætta men eg haldi hetta sær ordiliga spennandi út og tað er gott at mann hevur fingið prísin so mikið niður tá i tað sær út til at blíva so mikið gott allíkavæl og so er tað hetta her við fermetrar prísi tað er øgiliga ja oftani tekur mann fermetrarprís men tað er øgiliga ymiskt hvat mann tekur fermetrarprís av sum í hesum førinum at øll hasi tingini eru við
á tá ljóðar tæðum
magnus rasmussen ja takk fyri ja eg haldi visi eg skali siga tað so haldi eg tað at landsstýriskvinnan tók eina eina rætta avgerð haldi eg persónliga við at hon steðgaði tá ið hon hevði bjóðað tað út tí tað var alt ov dýrt fer inn og hyggur at fáa nakrar tillagingar uttan at tað gongur út yvir mann sigur fleksibilitetuin og og og og hølini annars tað haldi eg var ordiliga skilagott alternativt tað var næstan at byrja av nýggjum og tað vil siga so misti mann kanska aftur oini tvey ár tað var alternativt tí haldi eg at landsstýriskvinnan gjørdist rætt í hesum og tí vildi eg nú nevna nú til seinast tá ið mann tosar um fermetrarprís at í hesum førinum er jú so øgiliga nógv annað við sum er uttanum økið ha í mun til kanska onkra aðra verkætlan er er einki uttan fyri uttan kanska ett parkeringspláss eg veit ikki ordiliga takk fyri

ja gso er tað eygun samelsen ja takk fyri harra formaður ja tað er nú nevnir magnus rasmussen ett her við att hevu tikið nokk so langa tíð a men har er tað jú tað valið sum mann gjørdi at mann at mann heldur tók listatióna aftur og fór at hyggja eftir sparingum tí at høvuðsprosjekti tað var jú klárt í oktobur í tvey túsund og nítjan so visti mann bara hevði sagt at góða hædd so hevði bygningurin kanska staðið í dag men tað valdu mann so ikki at gera bara fyri at siga tað er ein av orsøkunum men í dag eru øll kanska glað fyri at mann valdi at gera tað og so er tað hetta her við prísum at mann sigur tretivu túsund perfermetur í sandoynni og og var tað var hálvtrýss hetta og nú er tað fjøruti men tað kemur so øgiliga nógv annað upp á bæði tíðirnar tá ið hetta bleiv bygt í sandoynni haldi ikki tað var tað bumið í byggivinnuni sum vit hava sæð tey seinnu árini pluss innihaldið í bygningini at her er hetta her vvirknistilboði og umlating og bútilboð tað tað ger tað kanska

magnus rasmussen takk fyri harra formaðua eg eri so púra samdur at tað er hetta her við tá vit fara samanlukna og hetta her er jú heilt serligt og eg haldi at vit kunnu bara siga tað við fegnast eg fegnist um avgerina sum landsstýriskvinnan tók tá og at vit standa her í dag og øll eru samd um at hetta her er er rætt og gott tað er tað er ordiliga gott og eg haldi at eg hugsi bara tað framyvir at mann fer at byggja at mann frá dag eitt av líkasum sigur hvat er tað við vilja eisini hvussu hvussu húsini skulu síggja út ha vit skulu hava tey dygdargóð vit skulu hava tey vøkur tey skulu passa inn í landslagið men tað er bara akkurát sum vistu vit siga tað at tey eru dýrari enn tey kanska høvdu havt fyri neyðini so hevur tey havt kanska kunna fingið nøkur eyka pláss við at havt tað eitt líti sindur bíligari men hetta her er eitt heilt serstakt heim og tað stendi jú eisini beskrivað har standa eini sjey punkt altso tað er bæði ljóð og skipanarrúmi og sovíðari skiftisøkið hetta er mann sigur hetta er ikki bara bara og tað betýðir eisini tað at tað hevur sterk krøv ella strong krøv til ein stóran bygning so samanumtikið so sær hetta skilagott í
tú tú skalt fáa eina góða viðgerð í fíggjarnevndini takk fyrija takk so er tað siri stenberg sum fær orðið
takk fyri harra formaður eg haldi at í rættiliga nógv ár nú eftir hondini hevur tað verið ein stóru politisku vilju til at fáa bygt búpláss til fólk sum hava serligar avbjóðingar og tað er ikki verið har orsøkin hevur ligið til at tað hevur gingið for seint nógvhat vra ótolin tí at pengar verður settur av og tað er eg haldi ongantíð at nakar hevur atkott ímótir men taðhevr verið eitt sindur tungt allíkavæl at koma í gongd so tí er hetta ein gleðistagur at mann er komin har til at nakað kann byrja í sambandi við at okur í trivnaðarnevndini arbeiða við bústaðarmálunum so hava okur eisini fingið nøkur tøl frá almannaverkinum um fólk sum hava serligar avbjóðingar sum bíða eftir búplássum fyri at akkurtsum gera upp við hvussu stórur eru bíðiliston veruliga og tað er so innan fyri tað tað sum almannaverkið hevur til serlig búpláss har hava teir víst á at innan fyri tey komandi tíggju árini so kemur mann so hevur mann brúk fyri fýra hundrað og seksogfýrs plássum og teir hava sagt tað at hundrað og hálvtrýss eru á bíðilista og hava einki bútilboð og at teir eru vitandi um seksoghálvfems sum einki bútilboð hava men sum fara at fáa tørv á eini bútilboði innan fyri tíggju ár og tað tað fyrstilli eg meg kanska at tað eru børn sum enn búgva heima sum við tíðini fara at at at ynskja nakað annað so tað er eingin ivi um tað at hetta er ein ein heilt ómetaliga stórur tørvur og tørvurin á hesin serligu búplássinum verður eisini mettur at ávirka ta generellu bústaðarneyðina kann man siga negativan veg omaná tað kemur so attað er gjørdar metingar av teimum bústaðunum sum eru og fysisku karmarnar nógvastaðni hava verið út av lagi so so hetta er eitt øki sum virkliga krevur at mann stendur samanum tað og fær góð og virðilig kor tað sum hetta tað sum tølini hjá almannaverkinum ellar søgdu atso tað var so í mun til røktar bústaðir búð og viðgerðartilboð sambýlur og búfelagsskapur so mann má siga at tú vera nokk so tungur burður at fáa bygt til hendan málbólkin og okur kenna tørvin kring landið og tað er eingin ivi um at kanska er taðn mest í miðstaðarøkinum av tørvurin er størst men hann er eisini aðrastaðni hetta ítøkiliga uppskotið gongur út upp á at mann broytir upphæddina sum helur níggjuogtjúgu milliónir til níggjuogtretivu milliónir tí at verkætlanin er durkað og tað stendur eisini at tað er klárt at fara í gongd við byggjaríið og at mann bíða bara eftir fíggjarliga heimildini og vist tað er so at alt fyrr liggur so skal tað hvørfall vera okra áheitan at mann ger skjótt av at fáa hatta málið út aftur í nevnd uppskotið er á fyrstan tíð samtykt í tvey túsund og átjan og okur hava nú einogtjúgu og listatiónin er havnað eina ferð tí at tað bleiv so ótrúliga nógv dýrari og sjálvt aftaná tað kann mann siga innan fyri allíkavæl bara trý ár er tað allíkavæl dýrkað nógv visti man hyggur úr prosentum so er tað rættiliga nógv men tað skal sjálvandi eisini vera ordiligt tað sum mann byggir í hesum er tað lagt upp til eina búein við seks plássum og eina umlatingareind við seks plássum og so eisini dagtilboð til sekstan ung sum kunna verða inni og sum eg skilji í tag fáa eitt tilboð í dag tímanum og so fara heim aftur og búgva heima og tað haldi er ordiliga gott tí tað er ikki altíð at mann er kanska brúk fyri einum plássið døgni runt men kanska at mann kann vera nakrar tímar og taðer kanska tað sum kann gera at mann kanska kann vera eisini longri heima har sum tað ber til og so er tað vísta á at tað kemur tá ið tá ið hesin her stovnurin er ferdigur so kemur að at kosta fimtan milliónir í rakstri og sjálvandi rokni eg við nevndin fert hyggja eftir um tað er alt nýggir pengar ella um hetta er soleiðis at nøkur av fólkunum kanska at fáa tilboð í dag tað veit eg ikki eg rokni við onkr av teimum fáa okkurt tilboð í dag ø og hetta er so til børn og ung sum hava autismu sum eru eitt slag av viðføddum kann mann siga menningar órógvi og visi mann lesur um tað so stendur tað at mann kann rokna við at upp til trý prosent av fólkinum hava hava tað brekið tá ið tað kemur til børnogung sum hava autismi og menningar órógv so blíva tey sjálvandi eisini vaksin eina ferð og tey hava sjálvandi dreymar og ynskir akkurát tað sama sum øll onnur og vilja standa egnum beinum og vilja hava sítt egna so vítt sum tað yvirhøvur ber til so hetta her við at at blíva stuðlaður í at vera so sjálvhjálpin sum møguligt er eitt gott mál at seta sær og til tær funktiónirnar sum so mann hevur brúk fyri hjálp til tað skal mann so sjálvandi hava tí eg er tað neyðugt at mann byggir stovnar ø okur vita eisini hvussu trupult tað er kanska í nógvum familjum har har børnini hava serligar avbjóðingar tað kann ein øgiliga tung tilgongd bara tað at fáa greiði á hvat tað er sum er galið at fáa settandi diagnosi tað kann eisini liggja ein stór sorg í tí tað pjøðist ikki meta kann og okur hava umrøtt hesi málini øiliga ofta og eg haldi faktisk eri komið fram til tað at at at man mápa eitt annað stað koma fram til tað at tá ið tað eru børn sum hava viðfødd brek av einum øðrum slag so má mann hava eit annað slag av einum lógartryggjaðum rætti til tænastur tað ber ikki til at mann skal blíva við og at hoyra ár aftaná ár at tað er sovorðu stríð í familjunum fyri at fáa hjálp tað tekur eitt ár kanst ska sleppa framat okur akkurát fingið at upplýst her í síðstu viku at bíðitíin barnasjúglatrini er longd við trý hundrað døgum eitt ár at sleppa framat tær okur vita ikki hvussu bíði tíðin er á sernám men okur vita honr eisini long og tað er trupult at fáa hjálp visti mann hugsar um skúlaverki til dømis so hava øll rættiliga gang í skúla hví skulu øll sum hhava autismi til dømis ikki hava rætt til at fáa eitt tilboð altso eg eg trúgvi ikki upp á at okur koma á mál við tí vissu okur ikki koma fara yvir í í tann mátan at hugsa uppá eg veit gott at tann góða tilgongdin er gjørd og hon hevur eisini fingið nógv rós og hon er víðkað men eg havi eisini hoyrt at hon er ikki altso egmán ikki mn kan siga teg pláss til forbetringar eisini í tí skipanini so har er er í hvørfall okkurt at gera og so er tað sjálvandi øll tey sum kanska ikki hava tismu men sum eisini hava serligan tørv tað hava eisini brúk fyri onkrum so her er okkurt hjá okum øllum at gera og hetta er kanska ein málbólkur sum kanska ikki altíð rópar hart og tað er tungt at vera tey sum eru rundanum og tí eiga okur sjálvandi at gera tað sum okur eru ment fyri at hjálpa til tann nýggja lógin um almannatrygd og tænastur hon ásetir eisini nøkur rættindir altso tær við til dømis við eini ráðgevingarskyldu og so víðari sum eigur at hjálpa hesum familjunum betur nú er tað akurát komið át virka eg eit ikki hvussu tað riggar enn tað er nýtt men men tað eru nøkur ting í tí lógini sum eiga eisini at hjálpa til fyri akkurát hendan her málbólkin so at hetta uppskotið skal hvørfalt fáa eina øgiliga góða viðgerð frá okum og okur ynskja landsstýriskvonnu góða eydnu og biða han eisini hyggja út um landið har sum tað kanska eru fólk búgva spjaddari har tað kanska ikki altíð er grundarlag fyri stórum stovnum men at mann eisini hyggur eftir hvussu fær mann gjørt fyri at fáa nøkur góð tilboð eisini til fólk í nærumhvørvinum sum sita nógvastaðni úti á bygdunum sum kanska ikki eru før fyri tlla ela ynskja at flyta til eitt annað stað tí at
at barnið hevur serligar avbjóðingar takk fyri
jóhannes joensen fær eina viðmerking takfyra hara formaður ja sigur stembeng lýsti nógv ting púra greitt hvussu støðan er hvussu tørvurin er og at stórur bílistar eru til allars stovnarnar men mær vitandi hevur tað verið eisini í fortíðini soleiðis so e hta ikki nakað nýtt men tá i vit vita tað at fólkatalið veksur alsamt so vita tað eisini at tørvurin vera størri í størri í framtíðini og tí er tað ongantíð for skjótt at fara í gongd við at byggja tað er bæði á eldraøkinum og eisini á økinum hjá hjá teimum senar serligar avbjóðingar og eg skilji ikki hví landið og kommununir ikki langijan eru farin gongd við at samskipa hesi tingini tí vit vita at tað at tað verður neyðugt í framtíðini og tað vísir seg itað er sinur prokerandi tá ið mann lættliga kann fáa pengar til at gera ymisk stór prosjektir nú e skal ikki nevna tunlar afturat men men tá sum skal byggja eittl annað til tey veikastu samfelagnum tá blívur tað oftani ein ein stór avbjóðing so eg haldi færa gongdin at byggja meir tí tørvurin hann verður størri so ertað
heir ær gongd at at at byggja fleiri
hvussu tær takk fyri taðsirið stevør takk fyri tær formaður ja eg eri púra samd okur vita at tørvurin veksur og tá tað kemur til hetta her øki so hava okur hann framrokningar í áravís oman og sett pengar av og mann hevði gjørt alt millum himmaljørð og allíkavæl být tað við at vera problem og tað gongur so tungt og tað hendir so lítið og tørvurin bara veksur tað virkar sum um at tá tað kemur til serligan tørv og til til nógv sum hevur við fólk at gera tá liggja pengarnar niðast eg veit ikki mann kann siga tað so men teir eru hvussu leysari tá ið tað kemur
kemur til okkurt annað takk fyri
so er tað rósa samelsen takk fyri harra formaður tað ereinki ivast í at tað r itt fantastiskt prosjekt tað er einki eingin í vistimann hyggur eftir hvat man her gjørt aðrastaðni so kunnu vit síggja til dømis verkætlanini í danmark sum eitur eksperterni og taðer enki ivast í at akkurát tey fólkini sum koma inn í efta umhvørvi sum sum tey lagtu upp til st beyggjaríuna herbeint kunnu kanska koma ít í út í at fáa eitt eina tilveru sum er mið siga mn siga tað sum tey hava brúk fyri í tann mun sum tað nú eina ferð megna

siristenberg takk fyri harra formaður ja eg haldi eisini hetta er eitt rættiliga gott uppskot og eg vóni sjálvandi at og gangi púrasta út frá at mann eisini hevur tey sum skula brúka bústaðirnar avvarandi og tey ungu sjálvi eisini við í prosessuni soleis at tað verður gjørt til akkurát tað sum tey hava brúk fyri og ikki til tað sum kanska onnur haldað er rætt soleisr han bigger til nútíðina og til akkurát tann spesifikka tørvin sum er neyðugur so tað er bara ein áminning til landsstýriskvonnuna um at lurta væl eftir teimum sum sum nú eru avvarðandi og og og tey sum beinleiðis skula brúka húsið
takk fyri ja so er tað
ngersuæja takk fyri harra formaður ja tað var ikki beini ordiliga leingi um hetta har orðaskifti so nógv men men tað var meira tað ati tað sum er komi eitt sindur fram her og hvat er tað tá ið vit tosa um hvat er dýrt altso tað er blivið nevnt her í viðmerkingum og eisini her av pallinum ati tíggju tjúgu milliónir í í samband við slíkar byggingar sum heta tá tað kemur til serligan tørv at tað er dýrt men tosa vit um aðrar verksætlanir so seint sum fyri eini stuttu ta tíð síðani her á tingi so játtaðu vitt tunlar norðrum fjall við bara eg veit kki tað fordoblaðist haldi eg tvey hudraðog álvtrýss milliónir tá tosaðr mann ikki so nógv um at tð er so øgiliga dýrkan so bara fyri at seta tey tingini eitt sindur upp í móti hvørjum øðrum so haldi eg hesar milliónirnar sum vit tosa um eru ikki líka stórar sum sum tey prosjektini og tí er tað gleðiligt og javnaðarflokkurin tekur hundrað rosent undir við hesum her uppskotinum at vit byggja nú serligu suðurstreymi har bygningarnir eru í tí reyða feltinum og tað er stórur tørvur á at fáa bygt og bygt nýtt og til endamálini so haldi eg tað at tað er tað rætta at gera og at landsstýriskvinnan eisini líkasum steðgaði eit sindur á og hugdi eftir at hvar hvar kunu man finna sparingar og kanska at tað sum hevur blivið gjørt í síðstu nógva árini tað er kanska at mann hevur lurtað for nógv eftir tað veit eg ikki at tað skal vera so flott og so innviklað rprosjekt ella bygningar ofta at at tað blívur so dýrt at mann kanska kann fáa leiri fleiri búpláss faktisk fyri tann morkostnar sum ofta verður gjørdur burtur úr at mann ger so nógv burturúr tí haldi eg at eg men sjálvandi tá tað kemur til slík heim sum hettar sum hevur til autismu og og so er tað spesial bygging og tað er nøkur faklig atlit man eigur at taka so sum við ljós og ljóð og avskerming og hvørt á sínum tí tað tað ger tað at tað blívur eitt sindur dýrari bygging enn annars men tað kundi verið áhugavert nú nú verur tað nevnt í hesum her uppskotinum at mann fær pláss til seks føspláss afturat umframt umlattingarpláss og dagtilboð tað kundi verið áhugavert visti mann nú tá ið landsýrskvin hevur verðið inni og hugt eftir prosjektum og og at kanska mann samstundis hoyrir at bíðilistin veksur ella er vaksandi at mann tørvurin í framtíðini eisini fyri slíkum heimi til autismu at at mann hevði mnn kunnað fingið kanska fleiri pláss inn í hetta prosjektið so hevði tað haldi eg eisini verið vert at hugt at um um um tað er nakað sum mann kundi hugt uppá og fingið fingið meir so at mann hevði altíð komið tí bíilistanum til lívs sum altíð er ein avbjóðing hjá í hesum her øtí haldi eg attað er týdningarmikið at mann uttan at tað skal vera so øgiliga flott hhvørt á síðnum so hyggur mann eisini eftir hvati at mann ger tað soleiðis at at at tey sum skulu brúka tað at tað thevði at tað fakliga verðuð tikið atlit til tað og at at tað er so so gott sum gjørligt fyri tey sum skulu búgva har og tey avvarandi sum eisini koma á vitjan av og á tí haldi eg at at hetta e eitt gott uppskot og vit fara at taka undir við tí sum eg segði tað áhugaverta kundi verið tað at mann kanska hugdi eftir at kanska fingið tey búplássini frá seks kanska og fleiri vist tað var møguligt í hesum prosjektinum tað var bara meira teir spurningarnir sum sum eg havi hug at nevna
her áðrenn tað fer í í nevnd takk fyri harra formaður ja takk so er tað nakrar viðmerkingar fyrst er tað
sirið stendur takk fyri harra formaður ja eg samgviði gjónaldus joensen um eitt her við at mann snakkar nokk so nógv um tá tað verður dýrari sjálvandi vilja øll at mann skal fara væl um skattagjaldarars pengar tað sigur sjálvt men tá ið tað er sagt so skal tað eisini sjálvandi vera ordiligt tað sum verður bygt og tað skal lúka tey krøv sum eru neyðug fyri at tessum fólkini sum skulu flyta inn fáa eitt gott heim at vera í hetta verður jú teirra heim og tað skal sjálvandi vera gott og tað er nokk so løgið at tá tá tú mann snakkar um í hundraðtals milliónunum tá tá eru tað ofta ikki nógvar pengar men tá mann er niðri í nakrar hýlum í gávshavar afturat so verður tað øgiliga problematiskt so tað er kanska eisini ein hugburður her inni frá sjálvum skulu pass upp á pengar hann er ikki so eisini meint men men ok skulu
tí sanniliga passa báðum fólkini hjálpa teimum takk fyri
jnsetakk fyri og og takk fyri viðmerkingina ja tað g eri júst hetta her hvatvisti mann samanlíknar upphæddirnar og og prosjektini so so er tað jú so blívurmann haldi eg vist vit brúka tað orðið her inni so blívurman nok so smáligur tá tað kemur til tað sosiala økið og og í mun til tá ið tað er tunlar og betongd so er mann tó er einki óført yvir altlandið kann mann siga hareru vit øllkanska vilga partur av tí retorikkinum kann mann siga og tí planleggingini og tí haldi eg at tað er øiliga spell at tá ið tað kemur til sosiala bygging og og tey fólkini og avvarandi sum sum líðar úti hvønn dag m sum ikki hava nøktandi búpláss at at mann mann fer so niður í detalju sjálvandi við virðing fyri skattapengum sjálvandi skal mann tað men eg haldi eg havi hug bara við at hava líkasum viðmerki her tá ið vit hava hesa her hesi byggingina at at tá skulu vit tá skulu vit byggja ordiligt og byggja til tey høvini sum og og taka tey fakligu atlitini so at tey fáa so góð búpláss
sum yvirhøvur gjørligt takk fyri harra formaður
jóhannes jntakk fyri harar formaður ja nú hygi eg eftir bústaðartørvinum koman tíggju árini sum almanaverkið hevr givið út og har stendur tað at tað er trý hundrað og níggjuogfjøruti á bíðilista sum hava likamligar g menningarligar og sáarligar avbjóðingar hjá bústøðum umframt at seksoghálvfems standa á bílista til bústaðartilboð ynæstu tíggju árini tað gevur so eini eini fýra fimm hundrað borgarar og her fáa vit seks íbúðr í mínari verð so er nógv eftir á láni og eg haldi at mann má hugsa nógv størri en eft her
og hugsa eisini atlana
ja og eg veit eisini at bæði fyrrverandi landsstýriskvinnan og núverandi landsstýriskvinnan hava hesi tingini við bíðilistanum inni yvir og hava tað sum eina eina avbjóðing tí tað fer eisini at vera tann avbjóðingin hjá tí komandi teimum komandi landsstýrsfólkunum at tann lóggávan eisini sum er komin í gildi líkusum fer at økja um krøvini til hjá fólki til at fáa bústað í framtíðini og tað tað fer at liggja har sum á alla tíðina ein sorn avbjóðing fyri fyrikomandi løgting og fyrikomandi landsstýri sum koma at at byggja og tí hugsi eg eisini at nevna tað at sum eg nevndi eisini mína røðu hetta eg við at vit eiga at leggja tað inn í hesi prosjektini
at fáa so nógv búpláss sum yvirhøvurgjørligt um tað skal vera alt á einum sama stað ella kanska í tveimum bygningum ella ella ella kanska eisini uttan fyri havnina at mann leggur partar av hesum tað rttaðtað er eisini við í haldi eg eigur at vera við í í í kjakinum til at fyri at koma bílí
ja sor tað annika olsen ja takk fyri harra formaður mær dámdi væl hugskotið um at leggja ein ávísan fleksibilitet inn yvir hetta heimið at mann fylgir við hvussu tørvurin er frá tí til aðra tað sum gjóni noóls joensen er inni á at mann kanska kann konvertera nøkur v hasum umlatingarplássum til føst búpláss og har kann mann so heita á landsstýriskvinnuna at fylgja væl við hvussu er tørvurin har úti altso vistu er at tað eru fleiri sum hava tørv á einum búplássi jamen so kann mann broyta k av umlætingarplássunum kanska til nøkur føst búpláss og umvent tí eg trúgvi allíkavæl at tá okur hyggja akkurt eftir hesum her økinum so er tað kanska serliga umlætting og dagtilboð mann hevur brúk fyri nógv hasum børnum er jú heilt lítil so tey tey búgva eisini heima frá tí it læra so tað el kanska mest umlætting men eg veit ikki tí eg havi ikki innlit í í teir listarnir tað kanst tú lansstýriskvinnan greiða nærri frá men í mun til tann fíggjarliga spurningin sum ofta er er frammi her er djovnin o

tjóni nolsøeogren søngersvøl takk fyri teir formaður ja og takk fyri viðmerkingina av nýgóðlussuni eg og eg eri púra samdur í at tað er orðliga gott at mann er farin inn og hyggja eftir hvar hvar mann kann spara og at fáa tað tann kostnaðin so so so lágt ella so langt niður sum gjørligt tað er tað orðliga gott og til til tá sum á nýgóðlussuni inni á byrjanini at her við at mann kann kanska tá ið mann visini og tørvir vísir seg at sum allíkavt ikki rokni við hesum prosjekinum tí at tí tí at hesi foreldrini eru so sperrd og hava so stóran tørv á at fáa luft at fáa umlætting til til børnini tá tað kemur til autismu tí tað er eitt sera krevjandi fyri fyri alla familjuna so kundi mann vistir vistir nú vísir seg at mann kanska at tað kanska er tørvin á umlætting kanska ikki er líka stór at mann konverteraði tey plássini til føstpláss tað hevði verið tað er heilsing nakað sum sum sum mann eigur at hyggja at tí tað minnir eitt sindur um tað sum var í barnaheimsprojektinum tá mann hevði kanska familjur ella familjut íbúðir at mann kundi brúkt tær til umlætting eisini so tað minnir eitt sindur um

jaso er tað eygum samensen ja takk fyri harra formaður eg eri samd við tí sum djóni nolso joensen førdi fram men eg haldi eisini er viktigt tá vit tosa um hetta her við at byggja at vit byggja tað sum tað er tørvur á og at vit ikki byggja kanska forbyggja okkum í onkrum øki sum ta ikki er so stórur tørvur meðan tað manglar í á øðrum økjum vit síggja hendan langa bíðilistan hjá almannaverkinum har netann størsti parturin eg veit ik um tað tveir triðingar kanska hava brúk fyri einum búfelagsskapi sum er eisini munandi bíligari í rakstri tað er fornuftigt tað er smart at gera har kann mann hugsa um pengar í meðan mann tá mann skal byggja til dømis sum henda stovnin so skal mann sjálvandi eisini hugsa um pengar men fyrst tryggja sær at hann at hann lýkur øll tey krøv og er til tað sum hann er ætlaður til altso góður sum yvirhøvur gjørligt so mann kann gott spara pengar upp á nógv
teir ymiskar mátar
ja takk fyri harra formaður og takk fyri viðmerkingina ja tað eru nemliga nógvir mátar u mann kan hyggja uppá prosjekti við hvar mann kann líkasum spara og og so framvegis tað týdningarmesta og tað sum er ordiliga gott í hesum prosjektinum sum eisini var í í tí prosjektunum sum hevði við barnaheimi at gera tað er tað at mann hyggur fyri fyrstu ferð eftir nøkrum námsfrøðiligum atlitum fakligum atlitum sum ger bæði arbeiðsgongdina hjá teimum sum skulu arbeiða til dagligt og teimum brúkarum sum eru í hesum her ger tað so so skynsamt og og og gott og oat skapa rúm fyri trivnaðin tað er ordiliga gott at tað er tikið við í sum nakað nýtt haldi í í føroyska sosialari bygging haldi eg at landsverk hevur lagti doyðin á tað ogtað tað má mann tað má mann haldi eg rósa tí at tað er ofta verið tað sum hevur manglað ofta øí bygging tá tað kemur til sosiala man hevur kanska bara koyrt ein kassa uppog so er tað tað men nú hugsar mann eisini at taka tey fakligu atlitini so at hesi fólkini kunnu fáa á so gott
teimum sum yvirhøvur gjørligt og mennast í tí takk fyri harra formaður ja takk so er tað landsstýriskvinnan sum fær orðið
ja takk fyri harra formaður eg vil siga sum tey sum hava verið her uppi árnie at hetta er ein stórur dagur og eri stak tøkksom fyri at vit komu so langt sum vit komu við hesum uppskotinum at byggja eitt heim til ung og børn við autismu hetta hevur tað her verið frammi her at mann byrjaði at tankarnir vóru longru í tvey túsund og fjúrtan so hetta hevur tikið rúma tíð men eg vænti tað at so tá ið man er komin á mál at hetta fer at vera ein soxersøga tað eg veri eitt sindur frammi um at ella eg kundi eisini nevnt hetta her við at tá ið tað bleiv bjóða út eg var øgiliga spent upp á tað tað var faktiskt komið nokk so langt tá ið eblaiv landsstýrisfólk og so kom hann har til at nú var klárt at bjóða út og eg var spent og til at hendan verkætlanin bleiv bjóða út og nógv saman við mær men tað vísti seg at tað var so óhøgliga dýrt mansigar tilboðini sum komu inn vóru so øgiliga dýr og mann valdi so ati hyggja heldur nærri at hesum her og tað er so gjørt sparingar og tað sum eg punteraði tað var tað at tað skuldi ikki ganga útivir kømrini ella hvønn íbúðnar sum hesi fólkini skuldu búgva í tað hevðru líka stórar umlættingarrúmini eisini og tað eru líka nógv sum sleppa inn í hetta virkningstilboðið men tað er tikin at hædda av og so mann gjørt niðarihædna størri og sum eg havi skilt so er ein eitt sovrð tómir kjallarar sum elinstilatiónir og annað hava verið at tað er tann er so

eg eri so glað fyri at vit er komin til at hetta er blivin munandi dýrari frá tí at tað lægsta tilboðið var um kring tær seksoghálvtrýss milliónirnar at mann nú er niðri á níggjuogtretivu milliónir krónur so vit snakka um eina stóra upphædd men statvekk altso perkvadratmetir so snakka vit um at hetta er dýrt øtað verður eg havi lurtað við stórum áhuga eftir øllum røðum sum hava verið og eg pjóðist ikki fara at endurtaka nakað sum so nú vita tey flestu hvat ið ta snýr seg um hetta málið men tað var nøkur ting sum eg legði merki til at tað bleiv nevnt at hetta er ofta at tá ið tað kemur til hesi heimini ella til fólk við avbjóðingum eg skilti sum tað var at byggja heim til fólk við serligum avbjóðingum at hetta er ofta í tastu at tað kemur ofta í attaskø eg eri altso eg vil siga hupp á tann mátan at eg ella samgongan saman við okkum øllum vilja virkuliga gjarna at tað verður bygt eg haldi ikki tað er nakað undantak hvørki í landsstýrinum ella løgtinginum um at hesi heimini skulu raðfestast og tað skal byggjast og tað skal mansir hendan nakað sum skjótast og ikki bara eitt sindur men ati vit skulu byggja fleiri heim og tað er eisini viljð til at pengar eru settir av til tað men sum tað er eisini komið fram her í dag at tað er ein langhø og tørvurin er øgiliga stórur og sum siri stenberg nevndi at komandi tíggju árini so er hann ovurhandsstórir meni har er at siga ati vit hava eisini sett pengar av í fýra ár um kring trýogtretivu milliónir til í standgering av gomlum bygdum ella av teimum bygningunum sum eru soleiðis teir ikki forfarast og tað gevur so metir mann pláss til eini fimmogtjúgu fólk og so verður tað eisini arbeitt við ati alment og tað privata skulu samstarva soleiðisar at mann kann fara at byggja øvit eru ikki komin ordiliga á málið við tí enn men tað ætla vit at mann skal fáa íbúðir til fólk við serligum bjóðingum eisin tann vegin og vit vita øll tað ateitt uppskot í sambandið bústaðarpakkan tað liggur her í løgtinginum og eg siti eisini við tí at tað fer at koma út um ikki so langa tíð og tá verður eisini møguleiki fyri at byggja til fólk við serligum avbjóðingum av av teimum tvey hundrað milliónum krónum so eg eg eri má siga akkurát sum er stak væl nøgd við fólki sum sita við ræði tí tey hava virkuliga hjartað á rætta stað og vilja hesi tingini at tað tekur langa tíð tað ger tað tað kunnu vit haldi ikki nakar kann siga siga seg undan at at hetta tekur kanska nógv for langa tíð men avbjóðingarnir eru eisini nógvar men nú er mann komin so mikið langt at eg haldi at nú skulu vit fokusera upp á at vera glað fyri at at tað verður bygt og tá ið hetta her uppskotið er samtykt øhso vænti et mann fær í gongd beinanveg og tað sum eg vi fingið at vita tað er at tá ið hetta um hetta uppskotið verður skjótast su mánaðarskiftið skuldi verið klárt at byrja keyp av lendi er mestsum klárt og bíðaði bert eftir játtan so

hetta her er ja eg vil siga at hetta er ein stórur dagur øhog

tað sum er eisini øgiliga spennandi við hesari uppgávuni ella ívi hesum verklagslógini tað er tað onú hava vit bygt til akkurát hesi fólkini sum mansiur hava autismu tað vil siga at tað er bygd upp á ein øgiliga spesiellan máta tí tað er akkurát til hendan tørvin og hetta er tað fyrsta heimið av sínum slag í føroyum og sum eg havi fingið at vita so er tað eitt av fyrstu heiminum av sínum slag eisini kring okkum altso í útlondunum eisini so vit eru øgiliga frammarliga og sum eg havi prøvað at spurt meg fyri hvussu nú tá ið hetta heimið verður bygt fer hetta at hjálpa og sum eg skilji so verður hetta fer hetta at hjálpa rættiliga væl upp á hjá rættiliga nógvum familjum tí sum tað hevur verið sagt her vit tosu ikki um bara einkult persónar vit tosa um heilar familjur

tað djóni nólsoy harra formaður sum nevndi um mann kundi bygt eitt sindur meir altso hetta stykkið ella grund samlaða grundøkini sjey túsund og seks hundrað kvadratmetrar so tað ber til at byggja meir við góðum vilja og vit her í løgtinginum vit hava eisini játtað pengar mann snakkar um at vit mugu játta pengar eisini til kring landið og og til fólk við serligum tørv og tað haldi eg eisini at vit hava verið øgiliga ófør til tí at vit hava eitt sentir inni í eysturoynni dha til fólk sum eru rakt av dimens yngri enn sjeyogtrýss ár og tum ikki so langa tíð so er eisini klárt fólki við serligum tørvim tørvi at flyta inn til ella serligum avbjóðing at flyta inn á gomlu politistøðina í klaksvík og tá snakka vit eisini búpláss so ja eg veit at køini lang og tað eru nógv sum standa har úti og bíða og hava kanska bíðað leingi men nú haldi eg at vit síggja ljósið frframman og eg vóni virkuliga at tað fer at gangast væl og og til frama fyri okkara fólk so eg fari harra formaður at takka fyri tey góðu orð í kvøld og eisini vælviljan og eisini í samband við aðrar verkætlanir hvussu positiv løgtingsfólkini hava verið og játtað til endamálið tí eg haldi virkuliga og eg meini tað virkliga hjarta av fólki sum situr við ræði susnakki um alt løgtingið og landsstýrið at tey virkuliga hava hjartað á rætta stað og vilja at tað skal hendan
eingin undantikið takk fyri harra formaður ja so er tað
jóhannes joensen sum farin viðmerking sj takk fyri harra formaður ja at tað er gott at mann fer í gongd tað er gott at mann byrja ronkastaðni og tað er gott at mann hevur funnið út av at at vit er noydil at fara at byggja fyri at fáa nøktav tann tørvin sum er øllum bílistunum tað sum eg bara hugsi um tað er eitt framkomissamfelag sum okkara eigur at kunna taka sær av tann veikastu og teimum sjúku tað klára vita ikki í dag og skuldu hugsa mær at spurt hví mann í fortíðini ikki hevur bygt fleiri bústaðir longu ella verið et indur proaktivur tí hesin tørmur hevur væl verið eisini fyri en on túgu árum síðani bara øðrumsn eisini og eg hugsi at tá tað manglar so nógvir bústaðir so er mann noyddir til nú at fara í gongdi at raðfasta økið og vera hugsa eitt sindur framí tíðina soleiðis at tá tørvurin um tíggju ár verður so er normur so stórur at tá eg man klár
takk fyri
sja takk fyri harra formaður eg eri rættiliga samd við spyrjaranum at vit skulu raðfesta hetta øki og eg haldi álvara tosa at hetta her kvøldið í kvøld er eitt prógva um tað at vit øll vilja virkliga raðfesta hetta øki og sum eg havi greitt frá so arbeiða vit eisini frameftir inn í framtíðina har eg snakkaði um ati mann ætlað at alment og privat altso almannaverkið og tað privata fer í samstarv tí tað eru so nógv sum standa í kø at vita um mann ikki kann byggja nakrar íbúðir tí vit skulu ikki gloyma tað at fólk sum hava serligar avbjóðingar tey kunnu akkurát tað sama sum onnur betala leiðið tí at tey ert tú ein fyritíðarpensjonistur stakur fyritíðar pensjonistur so fært tú góðar fjúrtan túsund krónur útgoldið og og tað gera tey í dag t tey betala fyri
er at búgva har sum deyðirs
so er tað annika olsen gersuæja takk fyri harra formaður eg vil eisini nýta høvi at takka landsstýriskvinnuni fyri ati vísa so stóran vilja og dreiv til at fáa hesi tingini avgreidd okur vita tað at tað tekur langa tíð og frá tanka til handling til spaka til at tað verður latið upp er ein øgiliga drygv prosess ø men tað sum eg haldi er so ómetaliga gott við hesum uppskotnum sum eg vóni eisini at landsýrskvinan heldur fast í tað er at akkurát hesin málbólkurum sum er so viðbrekin børn og ung við autismu at halda fast í tí at tey er at tað verður bygt til hendan málbólkiun bara til tey og ikki at tað er blandað saman við øllum øðrum so tíverri hava okur upplivað tað at børn ung autismu hava búð saman við øðrum øungum sum hava aðrar avbjóðingar og tað er ikki altíð víst sí at vera serliga heppi so mín spurningur til lansstýriskvinna tað er kanska at eftirmeta akkurá hetta tilboðið hvussur

elsbett mersedis ja takk fyri harra formaður ná nú fann eg tað ikki eg ætlaði at lesa teimum nemliga upp tí at tað stendur nemliga tá ið mann fer undir at byggja hetta her hvussu hvussu tað skal síggjast út hetta heimi ha og mann hevur kritiserað eitt sindur eftir hví skal tað hava so nógv jørn og tað kostar og so víðari sovíðari og tá longu er ynski frá byrjanini av at tað skal ikki vera ein fýrakant í kassi tí tað masiga er eitt byggjarí akkurát til hesi fólkini sum hava heilt onnur tørv enn onnur so eg helt at tað var vert at nevna eisini í dag at ein av grundunum til at hetta onkur heldur kanska hetftar øgiliga dýrt og tað er tað eisini men hetta er bygt spesielt til hesi fólkini ogeg unni teimum ta
sov væl og eg skal nokk halda fast
takk fyri harra formaður eygun samelsen ja takk fyri harra formaður ja eg fari eisini at ynskja nýta høvi ynskja landsstýriskvinnuni til lukku við hesari her verkætlanini nettupp hetta her sum vit tosa um nú og tað síðstu viðmerkjaran eisini ati hetta við at tað er bygt ella prosjektera soleiðisnar at mann hevur autismunámsfrøðina við so at bygningurin allur sum mann er kann rúma teimum sum hava hesar avbjóðingarnar og fáa tey at føla seg væl og at tey kunnu mennast í tí umhvørvinum har verður jú eisini nevnt um alt tað uttanum øki við hesi garðarnir at mann kann hugsavna seg og at mann skal hava uttanuttanum øki er eisini prosjektera soleiðisr at tað eigur at virka mennandi fyri tey sum koma at brúka stovnin og tí fari eg at spyrja landsstýriskvinna um tað er fíggingin eisini er til alt tað sum er uttandura tað hopi eg tað er og eg fari eisini at mæla enn til at halda fast viðtí
serstaka sum er við hansari byggjarí
elsa pøtman setir skuldasettir ja takk fyri harra formaður ja hetta er eri mann sigur prosjekti sum sum kostar níggju tretivu milliónir ókey mann er spart í sindur upp á tann mátan at eg haldi her hegn sum verður fyri nú annars skuldi onkur hekkur ella hvat tað var skuldi vera men hetta eru her fleiri havar og her er spælipláss og her er rættiliga nógv sum er til júst hesi fólkini og ja hetta er ein stórur dagur ikki bara fyri hesa landsstýriskvinna nú var ein onnur landsstýriskvinna her fyrrverandi annika olsen eg haldi tað byrjaði longu tá í tvey túsund og fjúrtan tankarnar og eitt sindur av hesum vera ja prosjektinum og eyð eyðkund samølsen er eisini arbeitt nógv við tí og nú er vit komin her til at tann triðja landsstýriskvinnan stendur her í kvøld og fær uppbakning frá fyrrverandi landsstýriskvinnum og
erið ja harra formaður hetta er ein stórur dagur og eg eri eisini tøksin
ja so er ta rósa samuelsen takk fyri har formaður ja tað e enki ivaastí etir ein stórur dagur og hetta e ein ein ein ein flott verkætlan fyri eina ferð skyld har sum han har tikið hædd fyri øllum og eg haldi eg fárá rósa mær sjálvum eit lítið sindur haldi áðrenn tvey túsun og fjúrtan bginnahan beg byrjaði mær longu hygja upp á hesi tingini tá faær man at endurskoða allir teir bústaðini sum vóru og sá í veruleikanum hvussu vánalig tey vóru og at mann byggir fyribils ella leiðafyribils er ein tað kunnu vit síggja í dag er ein fløsku hálsur tað eru fólk í dag sum búgva í íbúðum ella í sambýlum sum ikki vir høvur iki hoyra heima har sum er fast hildin í einari støðu sum tað er ikki er nøktandi fyri tey so halt fast við at byggja til endamálið og til tey sum hava
nú fyri tí og ikki bara byggja fyri at byggja ja og so fær elsabet
marsedes gunneystóttur tað seinasta orð gersovæl ja takk fyri harrra formaður hatta var so tann fjórða landsstýriskvinna í almannamálum so he vit eru í góðum hondum og rósi havi eg mangan røst fyri hennara arbeiði eg meini eisini at rósa samelsen tá verandi landsstýriskvinna sum segði nú kann vera vell við at bara byggja gamalt um nú skal tað byggjast nýtt og og vit í mansigar í norðurøkinum hava eisini nógv at takka rósu fyri har er nógv gott bygt
valandsstýriskvinnatakk fyrija takk fyri so eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið orðaskifti er enda og hetta málið fer í fíggjarnevndina til víðarviðgerðin so er bara framløgu eftir á skránni skal boða frá at fíggjarnevndin lagt álit fram í løgtinsmáli nummar sjeyoghálvtrýss er uppskot til samtyktar um at góðkenna landsroknskapin fyri tvey túsun og nítjan hetta kemur til viðgerðar ín noðrumfundi og tað vórðu tað var framløgan í dag so er ikki fleiri mál til hendan fundin fundur verður aftur í morgin hann byrjar klokkan hálvgum tvey morgin hósdagin átjanda februar og tá er skráin hendan triðja viðgerð av løgtsmál nummar seksogtrýss uppskot til løgslóg um broyting løgslóg um avgjøld við skráseting motorakførum og triðja viðger av løgsmál nummar sjeyogtrýss er uppskot til løgslóg um broyting í løgslóg um meirvirðisgjald tað er meirvirðisgjaldslógin og tað er hetta her at leingja heimildina meirvirðisgjald at endurrinta tað í samband við bygginog umbygging og hitabumbuskipar og leigubilar o so framvegis síðani tá ið triðju viðgerðirnar eru lidnar so fer landsstýrismaðrin í fiskimávinnumálum jakubvestegaard at leggja fram tingmáli nummar evstrika trý tvey túsund og tjúgu tað er frágreiðing sambært grein einoghálvtrýss ý tingskipanir í um løgtingslóg um sjófeingi og so verður aðalorðaskifti um ta frágreiðingina um eina viku triðja punktið á skránni er nei fjórða punkt ekomið til ttað er fyrsta viðger av løgtsmálni ummar fýrs tað er uppskot til løgtslóg um broytinga løgtslóg um tryggingarvirksemi tað er tekning av ávísum sertryggingum útlendskum tryggingarfeløgum síðani verður fyrsta viðgerð av løgtinsmál nummar sjeyoghálvfjerðs tað er uppskot til samtyktar um barnaváttanir og fyrsta viðgerð av løgsmáli nummar níggjuoghálvfjerðs uppskot til samtyktar um økið sálarfrøði og síðani verður eisini fyrsta viðgerð av løgsmálnumar einogfýrs tað er uppskot til eykajáttanar løgslóg fyri februar tvey túsund og einogtjúgu og áttanda málið á skránni er svar upp á skrivligan fyrispurning nummar estrika fimm til løgmann bára stei nielsen frá siristenberg og hervur postóttir viðvíkjandi heilsustøðuni hjá ungum í føroyum framløgu er eisini á skránni so er hesin fundur lokin